so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag seksogtjanda mars fyrst er fyrsta viðgerð á løgtsmáli nummar trýoghálvfems tað er uppskot til samtyktar um almenna lønarkontu itskulit biðja um framsøgufólk beini johannesen fyri fólkaflokkin ingilín strøm fyri javnaðarflokkin magnus rasmussen fyri sambandsflokkin beinta løgu fyri tjóðveldið bjarni kárason petersen fyri framsókn tað er tey sum eru komin uppá her fyrst fær beini johannesen orðið
ja hetta er uppskot frá tjóðveldi uppskot til samtyktar um almenna lønarkontu har løgtingið heitir á landstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um at seta í verk skipan við almennari lønarkontu og so verður nevnt íviðmerkingunu um tað at tað í dag er tað so sær at tað at hava eina lønarkonto am peningastovnur tað hevurella seinasta árini so tað fer at kosta og at tað er í ella tað er ymisk kjøld og at tað koma á ymisk fleiri gjøld alla tíðina og tí vil man gjarna hava at kanska eitt alternativ har ið allir løntakarar kunnu fáa eina almenna lønarkontu sum eitt nú kann verða hjá gjaldsstovuni men tá mann tosar um ókeypis altsog ella eina almenna lønarkontu so har mann ikki skal vera trygt fyri gjaldi so kans a siga ókey ókeypis hvat er tað ha og tað verður nokk skattgjaldaran sum skal gjalda fyri tað og so er spurningurin líkasum hvat hevði ein sovorðtílík skipan kostað um hon lá hjá gjaldsstovuni og it mún hugsa um tað at tá tað kemur til akkurá hetta her við at hava lønarkontusvartarar so er tað tað skal sjálvandi ver øgiliga stór trygd rundan um tað ati tað ikki bara ein oghvørt slepp framat og skal han okk eisni eisini fylgja nøkrum krøvum so spurningurin hvat hevði tað kostað hjá landinum og so eisini hvar fyri avleiðingar tað hevur um mann hevði sett eina sovorðna skipan upp við almennari lønarkontu og

tí at hvat um isku man til dømis sigur tað at øll tey sum í dag eru kundar í bankunum at ella ein stórurpartur av teimum fór og fekk sær eina almanna lønarkontu so er ta er kanska pengarnir flutt seg yvir harbeint og hvat tá ið hesi hr skula fikiar lanoyna ferð tey fáa tað nokk ikki frá gjaldsstovuni men tey skuldu nokk kavaan pening astovn og um allir pengarnar tiknar úr bankunum hvat so við teimum sum eru eftir harpeint og skulu til at kanska taka sær lan a at kanska bankin við vorkarar ella hvussu ikki tí taki er sindr í bankunum sum e í dag í dag ha men tað er øgiliga ringt at gjáknskoða kara hvat fær avleiðingar eitt sovorðu tílíkt uppskot hevði fingið ella havt við sær og sjálvandi tá ið mann tosar um hesi gjøldini so er tað nokk fyrst fremst negativar rentu mann tosar um sjálvandi eg haldi sjálvur ikki at tað er nakað gott ella og nógv av hesum gjøldunum haldi eg eisini eru nakað kanska ikki heilt rímilig eftir mínum egnum tykki meni um vit hugsa um hvussu kunnu vitkanska broyt upp á hetta her frá politiskari síðu av so haldi eg ikki at tað i hava verið fleiri uppskot her um at tryggja nakrar tænastubankunum at landið ska kurpinn og at millum annað at ikki loyva nakrativ rentu og annað meni men eg haldi trupulleikin er líkasum tann atat vit bæði vit og eisini altjóða a settkrøv hjá bankum um at teir skulu hava sos nógvar pengar og teir skula so stórt yvirskot og so oso framvegis at at tað blívur haldi eg sjálvur ísi nógv onkuntíð altso vit til dømis so hava vit gjørt nakrar broytingarviðvíkandi cfi nú fyri stuttum millm annað tí at krøvini blivi forstóir hjá bankunum til eginpegining og annað og mann kann næstan also taðhjá okkum sum politiski mindudleiki hali ikki at tað málið hjá okkum skal vera tað at vit at vit bjálva bankarnir ella vit ikku seta okkum krøv at bjóða seg sov væl at teir er evt luktar við ein stóran tjúkkan supertankara sum hevð hann skuldi siglt fór molaandi glyvirsnesi kanska ettr ikki tjúgu tímar men hin vegin so má helst ikki at bankarir skuldu hel ski far ein ein lítil lættir skjókkaenar bátar sum tekur ein minutt frá molanum til glevisnes tí at tað kann jú sjálvandi hava stórar samfelagsligar avleiðingar um einum banki fyr á knørranum meni

mann skal hyggja tá ið mann tosar um hesi tingini eg haldi mann skal byrja í rætta endanum tí at fer man bara tí at vit hava krøv til bankarnar her beint sum so altso kemurvið nøkrum avleiðingum í hinum evndanum og set mær bara nøkur krøv til avleiðingarnar her beint so fremur tað nokk bera nakrar aðrar avleiðingar sum vit ikki ordiliga klára gjøgnumskrúva á gjøgnskoða her beint so tí haldi eg at mann burdi heldur tikið og hugt at at hesun evnda har krøvini eru um mann kundi broytt nakað harbeint og eg haldi eg tað sum nógv av hasum uppskotunum sum hava verið frá andsstøðuni og bankarsour tað eru mest bara nakrar eg veit ikki mann kann siga sítt ballónir sum mann sendir upp og mann e ikki ordiliga hugsað um avleiðingarnar sum tað kann hava

hetta her fer so í fíggjarnevndini fíggjarnevndina og íhahaldi eg tað ati at mann burdi setti hesar spurningarnum um altso hvat hvat ein sovorður tílík skipan hevði kostað fyri skattgjaldaran og hvat hvat hevði kostað umsitið á hanna og hvat fyri krøv hevði g verið til eina sovorðna skipann men og ja e haldi tað stuttliga kanska ver við tí eri at mann seta ein sin skipan í verk tí at mann millum annað tí at mann betalir negativ rentu í bankunum tað er kanska tey meir bjargaðu sum gera tað og so skal mann kanska tey skulu fáa møguleikar til hetta her men tey sum kanska hava stórt lán og eru heft av einum banka tey skulu so gjalda fyri sínari tænastur í bankunum men eisini gjalda gjøgnum skattapeningin fyri tey at vetbjargaða fara so í til almenna lønarkontu so eg haldi tað er nógvu nógva síður mann skal at fáa lýst í hesum er málinum so fó at fáa lýst nógv betur og tað vænti eg

benta løvi jacobsen fær eina viðmerking ger sovælja takk fyrinú tykist beini johannesen at vera eitt sindur bekimmaður um bankarnir og avleiðingar fyri bankarnir og eg kann bara staðfesta út frá tí veruleika sum vit hava liðuga í at tað hevur ongantíð nakað avleigdar fyri bankarnar hvørja ferð hun bankin fyri húsagang so er tað skattgjaldararn sum rindar so tí haldi eg heldur at vit skuldu hugsa um hvørjar avleiðingar tað hevur fyri løngjaldaraum at bankarnir allar somlu tíðina á leggja negativa rentu og seta hægri og hægru gjøldr á ymiskar tænastur men eitt sum eg helt var áhugavert írøðuni hjá beini tað var hann tosaði um at mann kanska kundi broytt okkurt og sett nøkur krøv nú segði beinir johannesen ikki meira um tað men tað kundi eg kanska hugsað mær heldur beini ohannesen at tað skuldi setast krøv til bankar ella hvussu skal tað skiljast

nei eg eg haldi g segði nevnt tað sum vr enn lítlar viðmerkur eg tók ikki synd í bankunum sí soleiðis men men hyggur eftir at teir hava nógv stórr krøv mann sá til dømis ein bankin nú mátti selja sína bygning fyri at klára at liva upp til at hava so nógvan pening innístandandi fyri at liva up til krøvnum hjá fíggjareftirlitinum men eg haldi nettupp tað at mann setir øgiliga nógv krøv eg haldi ikkiat ann burdi sagt segt meirakrøv men e haldi at mann burdi hugt eftir teimum krøvunum mann setir ater tað nakrastaðni har mann kundi kanska linkað krøvini eitt sindur soleiðis særa tað verður betri fyri brúkaran men hin vegin ikki r linkað tær for nógv soleiðis sær at tað verður tað at skatkjarnarin skal taka um hendan tá ið ein bankifjr áknørran so eg haldi tað er altso tá mann tosar um akkury heta her við bankum og at lóggeva og eg eri nokk so eg eri øgiliga skettiskur harpeint og manns
fara fram í nokk støðugum fyrivarni haldi eg sjálvum takk fyri
edva jacobsen naður nú er tað sagt her at mann at tað eru kanska ymisk gjøld sum verða løgd á og mann skal kans ska gera tað soleis at øll kunnu fáa eina lønarkontu hjá gjaldsstovuni hvat metir beini johannesen um tað verður hetta púra frítt kann mann ikki vænta tað at tað skal meir orka til hjá gjaldsstovuna vissi tey skulu fara at arbeiða hjá gjaldstonumvið at hava í bankað hugsað eisini um hvat fyri kort mann møguligt skal hava skal mann hava eitt kort í einum peningastovni og pengarnar í gjaldsstovuni er hr nógv nóv og hvat so tá mann hevur eitt sindur avbjóðing fíggjarliga inn ímillum og kanska hevr brúk fyri ein einum lætta kanska ein mánað tað kann vera nokk so nógv sum og hvussu er tað við lønarkontu hvussu høgt er eitt gjald á einari vanligari lønarkontu visti tú ikki hevur kanska tríggjar ellara fimm men hevur tað eina

ja takk so er ta beini johannesen gersuvælja tað e akkurát tað at mann tosar um at mann skal hava eina almanna lønarkontu til fólk og tað kemur at kosta tí at tað er altso vit tosa øgiliga nógv um í gjár millum vit høvdu eina lóg um eitt ríkislógartilmæli um lógarmetalingar har mann líkasom komið inn á tað at mann hevur so nógv krøv til at verja nakrar upplýsingar eisini viðvíkjandi tá ið tí alt fær elektroniskt í dag so hetta her kemur at kosta ov nógv og har haldi at fíggjarnevndin skal líkasum líkasum koma inn á at spyrja altso hvussu nógv kemur ein ein skipan at kosta tí at tað verður so ikki ókeypis fyri skattag

ja takk fyri harra formaður hetta er eitt uppskot frá tjóðveldinum sum heitir á landsstýrið um at seta á stovn á eina skipan við einari almennari lønarkontu uppskotsetararnir teirella tey siga hsum púra rætt er at gjøldini fyri at hava kontur te vaksa og gera alsamt gerast alsamt fleiri vit eru áløgd at brúka ein av privatu bankunum tá vit skulu hava útgoldið okkara lønir ella almennu veitingar so allir føroyingar eru so ella so áløgd lógarmessia eina tænastu sum kostar rættiliga nógv í longdini seinastu árini so eru stórar broytingar gjørdar í føroysku peningastovnunum fyri at standa seg væl í altjóða styrkismetingum so skulu bankarnir lúka fleiri krøv um skynsaman rakstur og úrslitið av tí hevur verið ein røð av effektiviseringstiltøkum ein avleiðing av effektiviseringstiltøkunum hjá peningastovnunum tað er ati avgreiðslugjaldi tað er lagt á flestu tænastur peningastovnarnir tær eru vinnuligar fyritøkur og tí skilir mann kanska at mann tekur pengar fyri at veita viðskiftafólki sínum tænastur men ío við at tað er lógarkraft at lønin skal umvegis ein peningastovn so halda vit í javnaðarflokkinum tað vera órímiligt at tað í ávísum førum kostar pengar at hava eina lønarkontu og tað ikki ber til at taka sínar pengar út uttan at skula betala fyri tað til dømis so er tað soleiðis í onkrum bankum at tjenar tú minni enn eitt ávíst so skalt tú betala fyri eina lønarkontu vist tú tjenar minni enn eitt ávíst og tað haldi eg vendir heilt øvugt og er fullkomiliga burturvið vit hava eisini nógv fólk í føroyum í dag sum fara til arbeiðis hvønn dag og hava púra vanlig arbeiðir sum hava ringt við at fáa alt t hanga saman at vit her inni áleggja teimum gjøld fyri at fáa atgongd til sína løn tað er ikki rætt vissu talan var um eina aðra privata fyritøku har viðskiftafólkini ikki vórðu nøgd við tænastu ella prísstøði so hevði mann møguleika at velja fyritøkuna frá og eina aðra fyritøku til støðan í føroyska fíggjarheiminum tað er tann at burtursæð frá smáu peningastovnunum so hava vit nakað sum líkist einum dugir poli við tveimum stórum peningastovnum í føroyum og tí meta vit í javnaðarflokkinum ikki at kapping einsamøll fara at loysa hesar her trupulleikarnar men at tað harafturímóti er neyðugt hjá politisku skipanini at halda í vakið eyga við marknaðinum og at loysa trupulleikan tí løgdu vit í javnaðarflokkinum í síðstu setu eisini uppskot fram um at tryggja lætta og ókeypis atgongd til grundleggjandi bankatænastur tað líkist kanska í úrsliti hesum at mann fær atgongd til sínar pengar og at taka tær út uttan at skula betala fyri tað men tað hevði kravt minni umsiting at seta lógarkrøv til teir privatu bankarnar sum hava lønarkontur hjá føroyingum í dagtí

annar vinkul í hesum her tað er eisini tað at tað heldur seg er serliga lætt hjá fólki longur at koma framat sínum pengum vit skulu ikki so nógv ár aftur í tíðina tá tað vanliga var at teir flestu peningastovnurnir høvdu eina deild í miðalstóru og stóru bygdunum í føroyum í vestmanna haldi eg at har vóru tvær deildir ein hjá hvørjum av teimum stóru bankunum men síðani lótu fleiri fleiri deildir aftur og mann setti sjálvtøkur upp í staðin og í heilt nýggjari tíð so er mann eisini farin at taka sjálvtøkurnar niður tí tað heldur ikki loysir seg fíggjarliga

í takt við hesaeri tøkniligu menningina so er tørvurin at fara inn í ein banka kanska minkaður men fyri nógv so er tað ótrúliga ringt at fáa atgongd til grundleggjandi bankatænastur so sum at taka sínar pengar út ella at gera flytingar mvisi mann til dømis ikki hevur sama førleika til teir teknisku loysnirnar ella av aðrari orsøk erforða at kunna brúka netbankan og annað søguliga so hava føroysku peningastovnarnar og føroyska skattaskipanin tryggja saman at fólk fáa útgoldið sína løn á kontuna og gjalda tað sum tey eiga í skatti tað hevur gjørt at vit eru faktiskt sloppin undan einari skipan afturat sum skal syrgja fyri akkurátíð ein sovorðin skipan hon kostar sjálvandi hon krevur arbeiðskraft og umsiting men vissi eg skal velja ímillum at stovna eina sovorðna skipan ella at hesi her gjøldini gerast fleiri og fleiri og vaksa og vit leggja tey gjøldini á allar føroyskar borgarar sum fáa ella sum fáa sína løn ella eina almanna veiting so velji eg altso tað fyrra tí at eg haldi at tað er rættiliga innlýsandi at fólk mugu sleppa ókeypis framat síni egnu løn og vissu bankarnir ikki kunnu lúka tær treytirnar um ókeypis grundleggjandi bankatænastur og løgtingið ikki vil seta tær treytirnar til privatu bankarnar so eigur fólki at hava møguleika at fáa sína løn ø útgoldna ókeypis umvegis eina almenna lønakontu so vit í javnaðarflokkinum taka sum heild undir við hesum uppskotinum okkara fyrsta boð sum vit eisini hava roynt at lagt fram í síðstu setu hevði verið at mann setti krøv til bankarnar um at grundleggjandi bankatænastur varu ókeypis men í tí føri at mann ikki ynskir ella vil gera tað so má hetta vera tað alternativið sum mann stendur við og vit skuldu nokk geva hesum eisini eina eina góða viðgerð

beintalovi eina viðmerking takk fyri harra formaður takk fyri ingilín ditristen strøm fyri positivi røðuna tað er púra rætt sum røðarin sigur at fólk hava einki val vit eru øll onkursvegna noydd at vera í einum peningastovni og tað er tí at sirur stenberg og undirritaða vegna tjóðveldi hava lagt hetta her uppskotið fram fyri at geva fólki eitt alternativ og so ver tað hetta her við ja tað fer kanska at krevja starvsfólk um so framvegis men altso bankarnir blíva bara við at siga starvsfólkum upp so tað skuldi ikki verið trupult at hvt fingið
starvsfólk við øgiliga góðum kalkatiónum til at tykjar av hesini her takk fyri ra formaður
iligan ja sjálvandi hevði tað kanska verið hvat skal mann siga umsitingarliga lættast at sett nøkur krøv til privatar bankarnar eg ivist bara í um allir flokkar her inni í løgtinginum vilja gera akkurát tað eg haldi ikki at tað er tað sum allir flokkarnir her inni líkasum vilja veit ikki mann skal siga at marknaðar føra seg við so tað er kanska trupult at gera tað men so at upprætta eina almenna lønarkontu har sum fólk ókeypis kunnu koma framat sínari løn tað burdi verið í lagi og eg haldi eisini tað burdi verið nakað sum vit øll kunnu síggja
fornuftin í takk fyri
jahanes joensen jaingilin strøm nevndi hvat vit halda um um hesa hetta málið her men eg hugsaði at viðmerkja bara at tá vit hava við bankar at gera so so arbeiða teir soleiðis at teir royna at gera tað sum loysisir fyri teir sjálvandi tað er ein forrætning og tað skilir mann væl kanska eru altjóða krøvini rættiliga stór til bankarnar tað kundi gott veri at að tay eru for stór men eg haldi saman við ingilin didecsen strøm eisini at sjálvtøkur tá man byrja at taka sjálvtøkur niður tá er tað grundleggjandi tænastur sum mann eigur at hava og har meini eg at vit skulu krevja at tað verður raðfest tí tað mugu øll tað er ein tænasta sum bankarnir eiga oog skulu veita sjálvt um
tað kostar pengar fyri bankarnar
ja takk fyri ja men tað er nevniliga tær her við at vit gera tað rættiliga trupult hjá fólki at fáa atgongd til tey teir pengarnar sum tey eiga og í sjálvum sær er tað jú okkurt slag av einari mótsøgn tí tað áttu e ikki at verið so hetta eru pengar sum fólk sjálvi eiga fólk var sjálvur arbeitt fyri at fáahlta pengarnar teirstanda gott nokk inni í einari kontu men tað er ein kontu sum hesin persónurin eigur eigur at hava ræði á og at hava raði á sínum pengum tað má eisini merkja tað at mann sleppur at taka tær út tá mann vil uttan at skula betala nøkrum fyri tað av sínum kentum
pengum sum mann eigur takk fyri
amossa tkfyri harrin formar ja bankavirksemið er nógv broytt tey seinnu árini og tað er eisini broytt í føroyum men tað ikki bara í føroyum tað er eisini grannalondini hjá okkum krøvini eru strong so kemur hetta uppskotið frá tjóðveldi sum sigur at vit má hva eina almenna lønakontu eg kundi hugsað mær at spurt um røðarin veit um hetta her við almenna lønarkontu er tað so eisini til dømis í danmark eftir grannalondunum í norra íslandi hevur menn almenna lønarkontur hartað
kundi veri áhugavert at vita men nú veit ikki um røðarin veit tað takk fyri
eg veit í øllum førum ati niðri hevur mann eg veit ikki um mann hevur almenna lnakontur mn mann men mann hevur í øllum førum lønarkontur sum fakfeløgini hava ræði á tað vil siga at tú kanst fáa útgoldið tína løn til ein banka sum fakfeløgini hava ræðið á og sum so ikki fer tilhvat skal mann siga nakran vinning til tær privatu bankarnar tá ið vit tosa um tað so kunnu vit jú eisini kanska bvega okkum yvir á eitt annað øki sum sum snýr seg um pensjónsuppsparingina hjá okkum sum jú eisini í sum jú eisini er nakað sum vit seta lógarkrøv til at vit skulu hava hon fær í privatu bankarnar ofta verður so negativ renta alt eftir hvussu stór hendan er uppsparingin er blivin skal betalast av tí kontuni o tað er jú heldur ikki tað erjú heldur ikki rætt og tað er tað er eisini nakrir nakrar nakrir pengar sum fara av landinum og fara til aðrar bankar at umsita at investera pengarnar í átøk sum verða framd aðrastaðni til dømis bústaðarbygging í danmark og tað er sjálvandi heldur ikki rætt men grundleggjandi eiga vit at tryggja at fólk hava atgongd til sínar pengar sum tey sjálvu hava kent uttan at privatir bankar skulu taka av
gjøld av tí takk fyri ja so er tað magnus rasmussen sum fær orðið ger so væl
ja uppskot til samtyktar frá siri stenberg og beint ti løv jacobsen vegna tjóðveldi gjár høvdu vit okkurt uppskot sum var óalmindiliga langt og og tekniskt og sovíðari hetta er øliga stutt uppskot heit heilt stutt hetta løgtingið hoytar landsstýri um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um at seta í verk skipan við almennari lønarkontu

eg haldi eg haldi eg fari at loyva mær at siga at tað eru nokk so fátæksligar viðmerkingar har eru o onkrir pástandir eg hevði gjarna viljað at ta var eitt lítsindur betri undirbygd har stendur set í verk skipan við almannari lønarkonto tá eg lesi tað so hugsi eg bara hví skal tað almenna koma inn á banan her klárar bankarnr iks uppgávuna t tað er sovornin natúrligur spurningar mann fær tá ið mann sær eit sítt uppskot og so kanska tað triðja hvør er trupulleikin og tað er líkasum tað verður svarað øgiliga stutt tað er neyðugt at hava eina lønarkontu í einum banka tað vita vit tað kostar nógv í ymiskum gjøldum tað kostar nógv í ymiskum gjøldum eg kundi faktist gott hugsað mær at mann kanska kom við in okara upplýsing um hvussu nógv tað kostar men men eg kann í hvussur upplýsa tað at í peningastovnum í føroyum ber væl til hjá mær at a eina lønarkontu sum kostar null tað kostar ikki eina krónu hava eina lønarkontu í onkrum peningastovn í føroyum eg veit ikium tað eri í øll

kostar nógv í ymiskum gjøldum oeg kundi faktiskt hugsað mær eit lítið sindur meira altso hvat hvat er tað sum hetta kostar ha og so er tað tað stendur hgjøldirni gerast alsamt fleiri kostar meir og meir altso mamma ganga út frá so eg kundi hugsa mær eg veit mann um at onnur gjøld er á veg og eg kundi eisini hugsað mær altso hvat er hetta fyri gjøld tá eg sigi tað at lønarkonturin sjálv kostar null krónur vit kundu fara eitt lítið sindur víðari tað er tað at mann tosar um hetta her við at tað kostar at taka pening út ja tað gjeri tað tað ger ein peningút so kostar tað hálvtrýss krónur men um eg taki alla mína løn út og leggi hann undir bútuna so kostar eisini hálvtrýss krónur

men so so kanska onkur liggur nakað illa tann sum fær nógv undir koddan men siga ha sog ikki problemið hjá mær men mann kann taka út við kortið ja tað kann mann átta krónur kostar tað altso tað er ikki gjøld á sjálva lønarkontoina men so eru onnur gjøld og vissi eg skal flyta pengar sum eg havi fingina hrá lønarkontuina og og tey allarflestu eg skal ikki siga tað at tey eru komin væl til árs og onkur onkur annar ikki so kostar tað onga krónur at flyta við netbakkan so sigur onkur jamen netbainki kostar ja kann kostar trý hundrað krónur um árið men tað sum eg bara hugsi um tað er altso at mann mann líkasum fer øgiliga harðliga til verkahaldið eg uttan kanska t koma vit eitt sindur av upplýsingumog so kann mann siga ja men hatta munni teg finna útav sjálvur fíggjarnevndini men eg haldi at tað er tænt uppskotinum betri at mann kom við nøkrum eitt sindur ítøkilig og so er eitt annað sum er til dømis øll sum eru niðan fyri níggjuogtjúgu ár niðan fyri níggjuogtjúgu ár til dømis tey gjalda einki fyri netbankan tey kunu hava tvey gjaldskort tey kulva onga negativa rentu veksla tey val lutað betala tey einki hetta eru í peningastovnr í føroyum skal eg ikki standa og forsvara peningastovnar her tí tað skulu teir nokk sjálvir og vit vita tað at peningastovnrir tað er ein for rætning men tað er akkurát sum at tað er jú alt alt verðið málið øgiliga øgiliga svart upp í hesum her og tí mugu vit hava eina almenna lønar kontu

haldi beinir beinir johannesen var á hesum er at at einki er ókeypis nei tað manóalmindiliga lítið su er ókeypis og hetta ókeypis tá ið mann kemur in á banka og bankavirksemi so er tað nokk so komplinserað tað er rættiliga vanligt at fólk hava brúk fyri einm banka tí tey skulu lána sær pengar um bankin er ein forrætning og so skal hann nokk hav eittsindur av trygd og tað er ikki óvanligt at kanska bankin hevur eitt sterkt ynski um g kanska eitt krav at ja eg máeg má eg má hava lønarkontoðina so tað vil siga tað at tað er kanska nøkur sum líka sum forrond hava lønarkont í eini banka og hava ikki møguleikar fyri at velja at fara í hasa er almenna lønarkontíðina og og o onkur skal betala fyri hetta her nýggju lønarkontuðina hesa almennu og tað verðu so givið skattin so eg eg veit ikki um hetta hev verið so øgiliga øgiliga rætt víst nú veit ski akkurát hvat hvat eg er men men hetta hongur her eru hvussu e fleiri tættir í hesum her

eg haldi hvussu er tað at tá i mann tosar um um hetta her við bankaviðurskifti tað var fyri nøkrum fáum døgum síðani so var tað hetta her við di negativu rentuni og sovíðari øgiliga vandamikið haldi eg at vit fara at blanda okkum inn í altso politiskt hvussu vit gera við við bankunum ha og vis ið nú vit taka tað seg næri at at øll lønin fer í ein almenna banka hvussu hvussu ávirka tað so inni í bankanum til okkum ella tey sum hava brúk fyri kanska at lænaa og fer mann at seta somu treytir til hesar almennu lønarkontoðina hendan her almenna bankan sum kalla tað so sum mann setir til teir privatu bankarnar tað er eisini ein spurningur og hvussu verður so kappingarstøðan hjá hjá bankunum í mun til at at tað almenna kemur á banan altso eg haldi g eru nógvir spurningar og sjálvandi fara vit í fíggjarnevndini at viðgera hesaher spurningarnar tað tað tað sigur seg sjálvt men tá ið mann tosar um at mann evur sett krøv til bankarnar og streng krøv og sig fyri krøv og sovíðari so er tað fyri at faktiskt at at tryggja at visti tað nú gongur galið so er tað altso bankarnir sum skuldu betala og ikki sum dámktí verir fyri at alt enda hjá skattgjaldarunum tí eru nemliga krøvini herd øiliga nógv og tey verða herd meira og meira og okkurt skal koma í í kravt í tvey túsund og fimmogtjúgu so hetta er eitt sindur samansett

men vit koma so í fíggjarnevndini at at viðgera hett her og tað skal fáa eina eina góða viðgerð og vit fara at líka sum kalla partar inn og og seta
nakrar relevantar spurningar takk fyri
beini johannesen fær eina viðmerking ja takk fyri nú vór røðararir inni á hesin her at lønarkontu tað eri jú ókeypis í allarflestu bankum sumhann hyggur atinnja heimasíðnið hjá teimum men so er spurningurin um mann fór í gongd við eina almenna lønarkontu skuldu soeiðis er altso gjaldstoran so í hesi førunum skuldu tey eisini veita nakrar tænastur sum til dømis at at flyta pening atat geva kundinum eitt gjaldskort at taka pengar út og annað hðiumhenda ærtænasta eisinivar ókiypis so altso hevði tað ikki kostað eina rúgvu fyri skattgjaldaran oghevur maknus rasmus nakar boð upp á hvusu hevðta nógvar sum erður skipanir kostaðu fyri skattgjaldaranum sum nokk ikki valt ella sum mann eisini ver inni á so eru kanska nøkur sum velja hesier tí tey vilja sleppa undan t betala nakartíð rentur tað eru so ikki tey sum hava tørv á peningu
pengum endiliga takk fyri
ja takk fyri ha formaður æsum eg sum eg segði tá i mam lesur uppskot so er tú øgiliga stutt orða og og tað er ikki serliga útgreina tað stendur bara ein almenn lønakonta og hvat liggur í tí ber tíðig tað tað at tað er har ið lønin fer inn og har taka vit út og og ella skal tað nú vera aðrar tænastur ha og vistu ikki er aðrar tænastur ja má hvat so altso hvat skuldu so tey fólkini gera sum hava tsær almennari lønarkontuna og tí haldi eg tað at hetta er ein ein ein rína stórur spurningur eftir her og sjálvandi fer tað at kosta tað sigur seg sjálvt altso á hesum mann sigur økinum er einki ókeypis og tað kemur so at vera goldið umvegis skattin altso hetta verður ein útreiðsla av fíggjarlógini sum vit flyta yvir á tað almenna kanska hesum førum sum te ver lagt upp til sum eitt dømi á á gjaldstovuna tað sigur seg sjálvt so tey sum hava eina kontu eina lønarkontu ella hava brúka bankarnar teyði skulu eisini vera við til at
at fíggja teg takk fyri
ja so er tað siristenberdtakk fyri harra formaður ja uppskotið er gjørt so einfalt við vilja nætupt fer ikki at blanda alt uppí tí tað sum tað gongur út uppá er at geva fólki eitt alternativ tí okur halda at tey komað at nøkrum í mørskum tí at tey gjøldini sum verða tikin í peningastovnunum tey eta lønina upp ta tað sær út sum á tey bara vaksa og tá ið tað verður sagt at tað er vandamikið hjá okum her inni frá at blanda okkum upp í heta er virksemið tá tá má eg siga akkurát sum her at tað skilji eg slett ikki eg haldi nettundir okra uppgáva at tryggja borgararnir altso tað er væl okra uppgáva at taka hond um borgaranm fyrst og fremst og heldur enn at halda langa verjurúmir fyri bankarnar

gnustakk fyri hara formaður eg haldi eg eg másiga undirstrikaði at eg skuldi ikki halda nakvat verjir ú bankanar tað kundi tað sjálvur men eg helt at tað var neyðugt at koma við nøkrum fakta í sambandi við hetta her tí tað sær út sum at at alt er púra vónleyst í í bankunum eg sigi tað lønarkonturin kostar einki í onkrum bankum tað var tað sum eg vildi hava fram og at uppskotið er gjørt so greitt ja eg eg kann gott skilja tað men men tað koma so nógvir spurningar at at faktiskt vist ta hevði verið eitt sindur meira greitt hvat akkurát mann vildi so er taðvar lættari hetta kann blíva ein so stórur biti at mann setir se
tað er vandi fyri teg og so kemur nokk siur stenberg upp her seinni kanska ella onkur á tjóðveldi tey kundu kanska greitt frá um mann líkasum royndi hetta her í undanfarnu samgongu hevur mann hevur mann arbeittvið hesum tankanum og kanska komið við einum einum greiðum boði hvussu mann kann loysa hetta her skilagott eg kann bara kanska ímynda mær an mann hevur arbeitt við tí í seinastu samgongu tá mann nú kemur fram mítt takk fyri
tikið sær fram takk fyri har formaður fyrst kundi hugsað mær at siga tað er ikki heilt rætt at lønarkontur einki kosta tjena tú minni enn eitt ávíst sum er nakrari túsund krónur so er eitt gjald til lønarkontuna hvussu er undir eitt ávíst men hvst vit grundleggjandi hyggja at baktankanum viðisnir altso at fólk eiga at hava ræði á teimum pengunum sum tey sjálvi hava kent sær eru eg og magnus rasmussen so ósamd um tað at eingin automatiskt skal hava ein part av teimum pengunum uttan at eg taki eina avgerð um

rasmussen takk fyri takk fyri formaðurin til hatta seinasta altso um tað verður lagt út til tað almenna so so verður tað altso skjaldarin eg og tú skuldu betala fyri hetta her altso tað kemur onkur at betala fyri hetta her so kann eg bara siga hvat eg havi fingi upplýst at tað er ókeypis í hvísi onkrum peningasovn líka mikið
hvat er á lønarkontuni takk fyrija takk fyri so er tað beintá løgu sum fær orðið
ja takk fyri harra formaður til viðgerðar er uppskot frá siristenberg og undirritaðu um almenna lønarkontu bankarnir eru nú vorðnir so framligir at vit halda at okkurt má gerast harra formaður eg kann koma við einari samanbering hugsi tykkum um tit fara at keypa ein pakka av mjólk sum kostar umleið tólv krónur alt eftir hvar mann keypir hann so sigur handilsmaðurin eg taki tíggju krónur í ómaksgjaldi nú er kostnaðurin fyri mjólkarpakka vorðin tveyogtjúgu krónur so roynir tú at rinda við einum hálvtrýsskrónuseðli og so sigur handilsmaðurin eg taki tjúgu krónur í ómaksgjaldi fyri at telja hvussunógvan pening tú skalt hava aftur so kostar mjólkabakkin brádligani tveyogfjøruti krónur eg veit væl at hetta er øgiligani einkult sett upp men tað er onkursvegna soleiðis og eg síggi at bankarnir arbeiða og tað haldi eg ikki ber til hetta er t tí eitt uppskot ið skal geva lønmóttakaranum eitt alternativ til bankarnar hettae eitt uppskot til samtyktar har løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um at seta í verk eina skipan við almennari lønarkontu harra formaður í dag er neyðugt hjá øllum lønmóttakarum at hava eina lønarkontu í einum peningastovni men seinnu árini so eru hesar farnar at kosta í nógv í ymiskum gjøldum og tað tykist sum um at hesi gjøldini tey gerast alsamt fleiri verandi skipan er tí ikki nøktandi og tí og tí tað er ikki rætt at fólk skal verða álagd á einum tænastu sum kosta teimum nógvan pening og tí verður so heitt av landsstýri um at seta í verk á eina skipan har allir lønmóttakarar kunnu fáa eina almenna lønarkontu eitt nú hjá gjaldsstovuni harra formaður vit kunnu ikki bara lata standa til lønmóttakarin verður knokkroyttur í gjøldum frá peningastovnunum vit skulu ikki gloyma at allur peningurin sum lønmóttakarin hevur tað er inntøka har skattur frammanundan er farin av men nú skulu lønmóttakararnir sum jú verða noyddir at hava kont í peningastovnum nú skulu tey eisini rinda eitt slag av um eg má kalla tað bankaskattið tað vil siga h siga gjøldini her sum bankarnir áleggja og sum lønmøgutakarin als ikki sleppur undan eg var nú ein dagin og hugdi eftir prísinum hjá peningastovnunum inni á heimasíðuni hjá teimum og lat meg bara siga beinanvegin at tað var ikki bara sum at siga tað at finna teir prísirnir ella ómaksgjøldini hjá teimum men aftaná leita eina løtu so fanna tey og so sá eg kann nevna onkur dømir her onkur bankin tekur hálvtrýss krónur fyri at telja peningin í einari maskinu tað vil siga tað at tey stoyta peningini eina maskinu og bara sig tað skuldu teyhava hálvtrýss krónur og eg ivist í um at tann sum situr har við og ger tað arbeiði um hann ella hon fær nakað fyri tað meira enn eina vanliga løn men tú skal iki pilla meir inn at tað kostar so nógv at skula telja pengar eina lítla uppsparing nakrar fáar krónur so er tað ymisk onnur gjøld at hava eina kontu tað kostar onkrum bankum kostar tar ein tjúgukrónur onkur tekur einir tvey hundrað og fimmogtjúgu krónur fyri atbrokta pensjónina hjá fólki onkur tekur eini tjúgu fimmogtjúgu krónur fyri flytingar og hjá flestu bankum so kostar tað eisini um tú tekur út í einari automat sum ikki hoyrir til tann bankan sum tú nú annars vanligan brúkar og so kann mann siga upphæddirnar ókey tað ljóðar ikki so øgiligai nógv men vit skuldu ikki gloyma at tær vaksa upphæddirnar og so skluvit heldur ikki gloyma at tað verða alsamt fleiri og fleiri gjøld sum verða áløkd og so skulu vit eisini minnast til at umframt øll hesi her gjøldini sum fólk verða áløkd tí tey eru tvungin av eina kontu í einum peningastovni so skulu tey eisini rinda fyri at spara upp tað vil siga tað at tað er einki vunnið tú skalt rinda eina negativa rentu um tú hevur pengar á bók tú skalt rinda um tú skal hava pengar út av peningi sum er skattaður frammanundan so tað sigur so sjálvt tað verður ikki nógv eftir til endan harra formaður peningastovnarnir eru júst komnir út við milliónum í yvirskoti og tað er sjálvandi at fegnast um at tað gongur væl men tað vísir eisini at tað er púra óneyðugt at áleggja føroyingum øll hesi gjøldini tí vit skulu ikki gloyma at hvørja ferð peningastovnar færa húsagang so er tað skattgjaldarin og viðskiftafólkini og rinda rokningina antin gjøgnum bankapakkar ella við beinleiðis at fara inn og brúka pening hjá skattgjaldarum á bjarga bankar og tey seinastu tretivu árini í føroyum eru eini tríggir fýra føroyskir peningastovnar farnar á húsagang og tað hevur verið kostnaðarmikið fyri føroyska skattgjaldaran so harra formaður løgtingið má virða og verja føroyska lønmóttakaran tí mugu vit geva lønmøgtakaranum eitt alternativ til bankarnir og tað kunnu vit gera við at samtykkja hetta her uppskotið um eina almenna lønarkontu

sigur steðinbøkurnar við mær ikki ennformaður ja eg eri samd við beint í løvi at løgtingið má á eina eina máta vera tann sum er verjan hjá vanliga løntakaranum tí at tá ið tað verður latið út kann mann siga til tað púra fría sum liggur uttan fyri løgtingið sum mann kann siga at bankarnir eru vinnuligt virksemi so so so er tað hvør fall ein dýri prísur fyri løntakaranum tí at mann leggur tey gildini saman sum tað blívur ígjøgnum eitt heilt ár so er tað rættiliga nógv sum fer av lønini og vit sum ikki heldur tær pengar so hevur mann eina eina máta mist
sambandið við hvussu vanlig fólk liva tað haldi eg
eg tak fyri at formaður tað er júst tað so hevur mann mist sambandið við hvussu vanlig fólk liva tí sum sagt hesar upphædnar ljóðu sjálvum sær kanska ikki til at vera so øgiliga nóg nógvar men tær gerast alsamt fleiri og tær vaksa tí haldi eg at vit mugu geva føroyska lønmóttakaranum eitt eitt alternativ onkur flokkur her plagar at fegnast um at tá ið vinnan hevur tað gott so hevur landið tað gott men vit mugu eisini siga at tá ið fólki og lønmóttakarin hevur tað gott so hevur landið tað uppaftur betri so eg haldi at løgtingið má virða
og verja lønmóttakaritakk
fyri hara formaður edva jacobsen takk fyri hara formaður eg hugsi at hasum her í sambandinum bleiv tað sagt at løgtingið kar var við til at verja og halda um borgarin sum kundi eisini hugsað mær at vita um løgtingið og tað almenna og gjaldsstovan eisini fer at standa har og halda fast um borgaran tá ið mann kemur inní novemburmánaðu man virkligu brúk fyri at fáa ein skóga tí tað stendur hart á gomlum nøglum við øllum tí dýra sum vit hava í føroyum tú kanska møguligt flakarvirki tá arbeiðirá hevur ikki havt arbeiði í novemburmánað ræðuliga nógvar støður sum uppstanda hvar tann sum ikki hevur nógvar pengar um hendur virkligan hevur brúk fyri at tað er nakar sum tekur saman um tá ið mann er sperdur kemur gjaldsstovan at standa í fremstu røð eina telefonssamtalu og so havi eg fingið ein skóga av mínum lánum visi eg heilat ikki fái møguleika fyri t upptaka nøkur vissi eg hava vissie hava lønarkont aðrastaðni atankar hevur
gjørt sær um tað takk fyri at fáa mær
beintalovi ja takk fyri harra formaður tað tikið sem um at eg havi meira álit á føroysku lønmóttakaranum enn edvar jacobsen og tað sum eg vil siga heta er snýr seg um eina lønarkontu tí eg vil tryggja allar føroyskar lønmóttakarar og júst tey sum arbeiða til dømis einum flakavirki og tí hava kanska eina óstabila og ikki hug a inntøku tað eru tey sum verða ringast rakt av øllum hesim her hjá bankunum tí umframt at skula rinda fyri øll gjøldini sum bankarnir áleggja um so er at tey kanska harumframt hava eina lítla uppsparing sum er enn í hundrað túsund tað kann kanska verða ringt at røkka við einari lágari løn jamen so verða tey revsaði við tý fyri tað við einari negativari rentu og tað haldi eg ikki er í lagi tí er hetta eitt alternatil til millum annað at verja lønmóttakarar sum ikki hava so nógv frammanundan og so má eg eisini siga at nú seta øgiliga nógv fólk í samgonguni spurnartekin við um hetta ber til men hevðihettað veri ið ríkislógartilmælim sum kom frá donsku stjørni so hevði eg eingin i um at hetta hevði verið samtykt við brestin tí tað tykkkism um at
kunnu fólk halda at tað sum mann ger í danmark tað mugu vit eisini gera men tað eru ikki altíð tað rætta takk fyrihara formaður so er tað bjarni kárason petersensum fær
fyri harra formaður vit viðgerasiður steberg og baint løgu vegna tjóðveldi sum er eitt uppskot til samtyktar sum heytr á landstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um at seta í verk skipan við almennari lønarkontu hetta uppskotið byggur sjálvandi kanska upp á tann polimikkin sum hevur verið rundan um tað veruleika at bankarnir hava sett eina negativa rentu á eg haldi tað liggur á null komma sjey fimm prosent á innistandandi yvir fýra hundrað túsund tað var í øllum førum tað sum betri banki hevði sínari lønartalvu sum eg eftirkannaði fyri løtu síðani øh tað sum er øgiliga trupult við hesum her mann skilir kanska motivatiónina aftanfyri tí tað er nakað við at mann heldur at bankarnir kradda meir og meira til sín og teir fáa meir meira inntøkur og minni minni útreiðslur øh men eg haldi at mann má ansa øgiliga væl eftir við at hyggja eftir hesa heri negativa rentuna isulera sæð altso tað sum mann kanska gloymir tað er tað at ein ein ein innlantsrenta up á null komma eitt prosent tað er ikki ein øking í virði viss tú roknar inflatiónin upp í til dømis vissi tú hevur eina eina eina løna kontu har tað er null prosent hvørki hendan vegin ella handan vegin so minkar tað í virði allíkavæl tað er so ræðuliga nógv sum spælir inn tá ið tað kemur til at attíni aktivir økjast ella minka í virði og tað er ikki mnn kann ikki seta tað so fýrakanta upp sum at ja nú vil bankin hava tú betalir fyri innistandandi tað gera teir sjálvandi men tú kanst eisini taka hædd fyri fyrisethúsalágnum hevur aldrin verið lægri enn d beint nú tað er á tvey komma sjey fimm prosent haldi eg tað liggur um og tað er ómetaliga lágt vist tú til dømis tekur fýrsuni tá tað lá um ellivu tólv prosent og so eisini um kringfíggjakreptina í tvey túsund og átta tá ið rentustøði var á gott sjey eitt hálvt prosent altso sethús á útlát a og tað ta vit betala tvey komma sjey fimm prosent í cethusollan sjálvandi eru húsini durkaði øgiliga nógv tey seinastu árini men tað er ikki inntøkur sum sum bankin fær rentan hon er ófatiliga lág tá ið tað kemur til fíggjarstýring so haldi at tað er ein sak hjá tí einstaka borgaranum at taka sær av eg haldi at tað er ein dygd at hava síni fíggjarviðurskifti í ordan og tað merkir eisini at at hava eftirlit við og eftirkanna tey viðurskiftini sum mann hevur við bankanum hjá sær tað er hvørj land tú hevur og hvørjar rentur tey hava tað er hvat tú hevur innistandandi kundi kundi tað sum er innistandandi lagað onkrar aðrastaðni og for renta seg til dømis skal tað setast í eitt aktiv skal tað setast í lánsbrøv skal tað setast í virðisbrøv tað eru so ræðiliga nógvir mátar mann kann fáa rentu upp á tað sum mann hevur innistandandi uttan at tað eru eina uppsparingarkontu tí at í dag er ein ein lønarkonto ella uppsparingarkonta eittað minst lukrativa rentumessia sum tú kann gera her í verðini men sjálvandi tá tað kemur til tað at vit hava lóggivið um at at føroyingar skulu hava lønarkontur og pensjónskontur í føroyskum peningastovnum tá heimilar tað sjálvandi at vit kunnu seta nøkur krøv í øllum førumum tá tað kemur til tey viðurskiftini har sum vit hava lóggivið eitt eitt eittdugipol ella monopol ella har í øllum førum har nær peningastovnarnir eru í einari serstøðu tá tað kemur til lønarkontur pensjónskontur so framvegis tá hava vittá kunnu vit í øllum førum rættvís gera sum politisku myndugleiki at fara inn og gera nakrar reguleringar vissu vit meta at bankarnir byrja nøkur átøk sum ganga ímóti ætlanirnar sum sum sum vóru politiskt meni um ein negativur rentusatsur á á á innistandandi yvir fýra hundrað túsund krónur skal verða nokt til at útloysa tað at vit fara at stovna eina ein ei eini eina almenna skipan har mann kann sum lløntakari fáa eina almenna lønarkontu tað er kanska nokk so tvat skal man siga eg haldi tað er kanska nokk so reaktionert fyri tað fyrsta so er tað eingin karanti fyri at ein slík skipan hevði verið betri fyri løntakaran tað er eingin karanti fyri at at skipanin hevði verið bíligari fyri løntakaran tað er eingin karanti fyri at tað hevði verið betri tænasta tað er eingin karanti fyri at tað hevði lønina sær betur generelt skilji ikki hví fólk hava meir enn fýra hundrað túsund krónur standa inni eina kontu tí tað minkar bara virðið eg haldi eg haldi sjálvandi at tankin er er góður við hesum uppskotinum tað mann vil gjarna hava atat løntakarar ikki skulu bera tyngri kostnaðir enn neyðugt við at hava eina lønarkontu tað er hóast alt teirra løn sum tey kunnu gera við hvat tey vilja men ein banki hevur til uppgávu at at redistriboera kapital men hevur eisini ábyrgd av at tryggja tíni aktiv altso tú kann koyra fýra hundrað túsund undir um adrassuna men brennir húsini niður so er tað ræðuliga spell tað er ein máti bankin hevur eina tænastu sum er at lakra tíni tíni aktivur tíni virðir og tað kunnu teir í mínari verð gott taka eitt gjald fyri øh og eg haldi at at mann soeis spa hvamsvís skal ganga og diskutera um tað skal vera trý prosent ella null komma eitt prosent ella minus null komma sjey fimm prosent tað eri ikki so interessant eg haldi bankarnir hava nøkur momodellur fyri at fyri at tryggja sær at teirra roknistykki gongur upp og royna sjálvandi eisini at tryggja sær at síni viðurskiftafólk ikki betala ein fortungan kosnað í í dagligum tænastum øproblemið nú er at vit hava lóggivið tað soleiðis at vit eru forplyktaði til at brúka bankarnar tí í staðin fyri at tosa um lønarat hava eina almenna lønarkontu so skuldi mann kanska umhugsa um tað yvirhøvur skuldi verið lógarásett at skula havt sína lønarkontur og pensjónskontur hjá føroyskum peningastovn hvør skal siga at tað er tann besta loysnin heldur enn at koyra tað á ein í ein danskan peningastovn ílen spenskan peningastovn tí at tað er hóast alt kappingin millum bankar og fífíggjarstóvnar sum ger tað at mann kann koyra

at mann kann koyra gjøldini niður at mann kann gera betri tænastur at mann kann spara burtur úr útreiðslur tað kappingarelamentið í fíggjarkervinum er við at l eliminera tí vit sjálv hava regulerað tað soleiðis at teir standa í einari nógv sterkari støðu og hava nakrir kappingarfyrimunir sum teir annars ikki høvdu havt um teir vóru í kapping við aðrar aktørar í í

tað stutt at í langa er at eg haldi at vit ein stórur partur av tí at bankakervi er sum konservatielt í dag tað er partvíst sjálvforskilt tí at við sum politisku myndugleiki og reguleringsmyndugleiki hava ásett øgiliga nógvar treytir fyri bankarnar til dømis hvat fyrikapital teir skulu standa inni við og hvat fyri til dømis sifyri reguleringin og forsella annað sum ger at teir mugu gera nøkur átøk fyri at røkka tey málini sum vit politiskt hava sett sum krøv til tey at gera øh eg haldi tað er eitt sindur svart hvísett upp at mann tá mann gongur runt og spillar sær inn at bankarnir gera hetta bara soleiðis at teir hava eitt størri vinningsbýti tá ið tann dagurin einaferð kemur tað er sjálvandi eisini ein partur av tí ein og hvør ymisk storður vil gjarna hava eitt avkast men tað er eisini ein spurningur um at tann millur runt og at tað er at tað er fíggjarliga sum mann er í gongd við tí tað er hóast alt ein fyritøka øh so ja summar sumárum eg haldi ikki ateg haldi ikki neytúrvliga at ein almenn lønarkontu er er tann besta loysnin eg haldi tað er eitt boð upp á ein eina avbjóðing sum vit hava í dag við at vita ein eitt fíggjarkervi sum sær út sum tað sær út men eg hugsi at mann kanska burdi umhugsað um vit ververuliga vilja hava tað vera opligatoriskt at hava lønarpensjónskontu hjá føroyskum peningastovnum tí tað er hóast alt tað sum er andsóknin tað at vit ikki kunnu velja veitarar til og frá og tá ið tá so gera nøkur ting sum eru ópopuler til dømis at niðurleggja deildir kring landið ella taka pengamaskinurnar vekk ella taka gjøld ja men tá kunnu vit ikki velja aðrar veitarar tí at tað eru við tær á tingi sum hava sagt at tað skal vera soleiðis her og tit skuldu brúka hesar veitararnar
um hetta málið takk fyri formaður ja takk
tak soy en viðmerking tað er beintolevu jakobsen ger so væl ja takfyriharar formaður røðarin vísir á at bankarnir fyritøkur og tí eisini skulu tjena pengar og hava vinning púra rætt men lønmóttakarin hann vil eisini hava vinjing burturúr tí sum hann tjenar og tað teir møguleikarnir bara verða bara alsamdir færri tí at bankarnir fyri at økja um síni vinning taka meira gjøld frá lønmóttakaranum røðarin vísir so eisini á at bústaðarrentan er mela tað er eisini púra rætt men tað merkir eisini tað at sethúsaprísirnir teir vaksa skjótari enn inntøkurnar tað sóu vit í einari grein í fjør og tað er eisini staðfest at negativ renta á á innlanina altso innistandandi peningi ger tað at sethúsarprísirnar økjast tað hava vit eisini sæð her í føroyum og ein fyritøka sum kanska eigur nógvar milliónir í staðin fyri at rinda negativar rentu av tíð og hatta innistandandi jamen so fer hon bar út og keypir hús og bygningar allastaðnar og um tasetivsunda prísurn og tað er ikki bara í havn eisini klaksvík runavík suðuroynni í sandoynni hækkar hvussu nógvir vanligir lønmøttakarar farar so á ráð at keypa sær einum sethus tá ið prísurin kemur upp á tríggjar fýra

jatakk ger sovæl bjarni kárasom petersen øhtakk fyri harra formaður ja tað er rætt at við at teir hava eina øgiliga lága innlantsrentu sum ger tað at fyritøkur og persónar at flyta sum kapital aðrastaðnis til at forrenta seg og tað er til dømis á setúsamarknaðinum og bústaðarmarknaðinum sum heild so eg eri samdur í at tað nokk kann merkja at tað er ein príshækking í teimum ymsu økjnum landinum við at rentan er lá tað sum eg royni bara elestrera er at tað eri so øgiliga nógvir sæksir sum eru í einum banka sum teir skrúva upp og niður uppá fyri at fáa tað at ganga upp tú kanst til dømis taka innlantsrentuna sum nú eru hvør konta talan er um so liggur oá kanska null komma eitt prosent í innlantsrentu men fyri nøkrum heilt fáum árum síðan tvey túsund og átta ella har avleið tá varð innlantsrentan upp móti trimum prosentum sum erði eitt hampiliga sunt avkasti fyri lutfasliga lítlum vága og tað at teir hava lækkað innlantsrentuna og lækkað útlantsrentuna tað er eisini eitt úrslit av nøkrum altjóða tendensum sum eru tað er ikki altíð tað er ikki altíð nakað sum bankarnir gera eftir egnum inisiativi tað er tí at teir verða noyddir til at fylgja gongdina í altjóða fíggjarkervunum og har er tann trendin at vit eru á veg við lægri og lægri rentur lægri og lægri negativar rentur og har verða bankarnir altso noyddir til at fylgja

takk fyri harra formaður tað er beint á løgi og eg sjálv sum vegna tjóðveldið leggja fram eitt uppskot um at fólk skula kunna hava eina ókeypis almenna lønarkontu og í tí liggur at tað skal vera ókeypis fyri borgarum skilt á tann hátt at tað verður fíggjað umvegis fíggjarlógina so mann seppur undan hesum gjøldunum okur halda at tíðin er komin til at geva fólki eitt alternativ til lønarkonturnar í peningastovnunum og tað halda okur tí at gjøldini eru blivin alforhøg og tiltey nógvu gjøldini sum eru løgd á til skattgjaldaran at betala eitt er tað v tað er blivun forhøg men tað er eisini blívin al for nógv tú kansn næstan einki gera í dag uttan at betala fyri alt begenti so gott hetta her við at mann skuldi hava lønirnar ígjøgnum peningastovnarnar sum koma í gildi tá ið mann fekk hesa her nýggju skattaskipanina við kelduskatti tað haldi eg fólk vóru glað fyri mann fór frá hesum gomlu uppetalskontórinum til at alt fór umvegis bankarnar fyri at mann vildi tryggja sær tað at hettaher við lættari at fáa skattin inn tað haldi eg ikki var nakað problem men nú eru so nøkur ár farin og eg haldi at tíðini komi til at mann eftirmetir hesa skipanina tí at nú betala løntakarar hópin av gjøldum av teirra hart vunnu krónum mann betalir faktisk fyri alt mann betalir fyri at brúka kort mann betalir fyri at seta pengar inn mann etalir fyri at fáa pengar út mann betalr fyri at fáa kontuavrit mann kann í nøkrum førum helst ikki seppa undan at fáa kontuavrit mannbetalir fyri flytingar mann betalir fyri at tøma sparibussina og onkustaðni fyri at tey senda peningagávur til jarðarferðir og annað og um mann betalir visti mann skal lata til vælgerandi endamál og hvørt á sínum so tað eru nógv gjøld men tað eru sjálvandi ymisk frá banka til banka so tað er trupult at finna eitt yvirlit yvir tað men tað er forskelligt so tað komið inn afturat sum nakað nýtt tá het her við hese negativu rentuni og tað haldi ikki nakar sett fyri sær bara fyri nøkrum fáum árum síðan ja tað kann gott vera at tað hevur nakrar fyrimunir fyri við tað at lánini hjá fólki minka skjótari men tað betíðir eisini í nógvum førum ella eg eru hvussur yvirbvíst um at tað er viðvirkandi til at húsaprísurin eisini farin upp er viðvirkandi til at gera tað so gott sum ógjørligt hjá fólki við miðal ella lágari inntøku at fáa tak yvir høvdi tað er hvørfalli ivist ikki í at tað er ein orsøk kanska er ein onnur orsøk at nakað sum okur sletkj hava hugt eftir hetta her við at peningastovnarnir eisini í nógvum førum eiga meglaðarfyritøkurnar kanska mann skuldi eisini hugta eftir tí í gjár viðgjørdu okur hettaher við at taka ímótir kontantum altso bankarnir ella handlar skuldu hava skyldi at taka ímótir kontantum tað haldi eg vari var neyðugt at taka upp tí okur síggja hvussu trupult er blívið tí at møguleikin at brúka kontantir er so blívin so avmarkaður og so kann tað gott vera bæði í mun til tað og mun til alt annað bankavirksemi at krøvini eisini koma her inni frá tað er púra rætt men men er tað bara rætt at mann altíð setir altíð gildi sjálvandi vilja øll hava tryggar bankar og eingin vilja nakað banki skal fara ella peningastovnur skal fara á húsa húsagang men meni men kanska skuldi mann hugt nógv meira gjølla eftir øllum teimum altso øllum teimum krøvunum sum mann setir og hugt eftir um tær nú eisini eru í standa mát við tann prísum sum mann eisini betalir tað er bara ein spurningur sjálvandi vilja øll hava trygga bankar tað skal ikki skiljast sum nakað annað men kanska hetta her sum bleiv eisini umrøtt í gjár við at mann átti havt sítt egna fíggjareftirlit og sovíðari hevði verið ein partur í at mann kanska viðgjørdi tað eitt sindur neyvari út frá føroyskum forholdum eitt sindurup á sama máta sum tað e blívur trupult at brúka reiðan pening er tað eisini blívið báðir truplari og dýrari at brúka peningastovnarnar tar fáa e sjálvtøkur tær fáar bankadeildir upplatingartíðirnar eru avmarkaðar men serliga hetta her við at alt kostar er tað sum leggur okkum á hjartað okur halda eisini hetta her er viktigt at taka við at skattgjaldarin ella løntakarin hevur goldið ein øgiliga hágan prís tá ið bankarnar eru farnir á húsagang og okur halda heldur ikki tað at tað er vanligi løntakarin sum hevur høvuðsábyrgdina av át bankarnar er farnar húsagang okur vita eisini tað at bankarnir eru ein forrætning sum sjálvandi skal svara sítt og at lønin ella okur eru vøran men í í tí støðu okur eru í í dag halda okur bara tað at prísurin er forhøgur og tí skjóta okur upp at til dømis gjaldstovan kundi umsitið eina slíka skipan og at landsstýrið arbeiðir við hesum málinum og leggur fyrri løgtingið ítøkiliga fyri hvussu ein sovorðnu skipan kann síggja út mann hevði eisini okkurt annað fordømi fyri nøkrum árum síðan við postsker og kontu tað var so eitt heilt annað n men tað var eisini ein máti at kunna fáa

tá ið mann fer inn og hyggur eftir heimasíðunum hjá peningastovnunum so eru tað sjálvandi ymiskar men tað er øgiliga trupult tú skalt leita nokk so leingi ov væl fyri at finna eittsvort samlag yvirlit yvir alt tað sum tú veruleikanum sum kundi betalir tað er ikki tað sum sum liggur fremst men mann set ta kanska best tá ið mann fær eitt yvirlit yvir hvussu nógv mann faktiskt hevur betalt ígjøgnum eitt ár og visi o kunnú prøvaði e øll hvør sær at talt tay gjøldini saman so trúgvi eg at nógv d er blivuð yviraskaði um hvussu nógv faktisk fer av lønini hvønn einasta mánaða so visi mann ikki heldur at hesi gjøldini eru nógv tilsaman tí uppi at hon er stór árliga so haldi eg faktisk at mann í mist samband við hvussu vanlig fólk liva og tí hopa okur sjálvandi at hetta uppskotið verður viðgjørt við væl vild og at mann sum parlament eisini kann bjóða eg veitki an kann sia at bjóða bankunan av men o hvørfall kann bjóða løntakaran eitt alternativ
takfyri ja takk so líga viðmerkingar tann fyrsti te er friði mítt
rasmussen ger so vælja takk fyri hharra formaður eg hugsaði bara at spyrja beint løgu gjøgnum nei umskylda siri stein stenberg orsaka ja gjøgnum formannin hvussu honu hugsaði at hetta hetta skuldi fíggjast og skal løntakarain hava nakra trygd fyri tað sumhann hevur innstandandi at hann ikki missir tað og skal tað vera nakan maks á hvussu nógv mann kann hava innstandandi teir tríggu spurningarnir

ja takk ger so væl siristenberg takk fyri harra formaður og takk til fimmund rasmussen ja eg haldi at mín allar fyrsti setningur var tað at tá okur skriva her at mann skal hava ókeypis almenna lønarkontu tá hugsa okur ókeypis í mun til tey gjøldini sum verða álíkt á alt tað samskifti sum tú í veruleikanum hevur við peningastovnarnar og at tað upp á tann mátan eg fíggja umvegis fíggjarlógina so jsjálvandi kosta øll ting sum tú ger men men okra hugsan er tað at tað skal ikki vera borgarum sum alla tíðina skal betala últl hesi høgi í gjølduni men at mann kundi fingið eina skipan umvegis gjaldstovuna sum okur hava víst á og akkurát hvussu hon skal síggja út tað hav okur eitt sindur latið vera upp til landsstýrið tí okur hava ikki ta umsitingina við okum til at kunna rokna tey tingini út men hava gjørt uppskotið øgiliga einfalt og netupp eingi krøvsett í men men ynskt at landsstýrið arbeiðir við tí og leggur fyri løgtingið tey lógaruppskot sum eru neyðug fyri hvussu mann grýpur eter grýurinsaprosessunaan tí okan halda at tað er neyðugt at
fólk fáa eitt alternativ takk fyri
ja takk skúla beinta lógu jakobsen gjørt væl ja takk fyri at formaður tað er júst sum siður steðinberg sigur at orsøkin til at siður steðinberg var undirritaða vegna tjóðvegis hava lagt henda fram tað er tí at sum nú er so hevur lønmóttakarin einki val hann verður koyrdur í eina skipan har hann skal rindagjøld men eg hugsi at spyrja siður steðinberg hvat hon heldur um at løgtingsfólk tykjast at hugsa meira um peningastovnarnar enn um føroyska lønmóttakarin tí tað er hóast alt ferðir seg lønmóttakarin sum heldur bæði landinum og peningastovnum upp

ja takk ger so væl siristenberg takk fyri harra formaður ja eg haldi tað er eitt sindur umtarligt kjak men sjálvandi eg skilji eg gott tað upp á angi við at mann skal hugsa væl um peningastovnan tí tað her ótrúliga stóran týdning at teir eru sterkir og at tr ikki fær hús at gang tí tað aftur kann raka lønmóttakarin men lønmóttakarin hevur í dag einki val og eg vil fara eitt sindur vítt og siga tað eg veit heldur ikki altíð um hann hevur nakra verju heldur ikki altíð her inni frá tí ati okur í hvørfalli skula umboða fólki og hava møguleika til at seta hesi her málini á skrá og royna at gera nakað við tað og ikki bara a lata standa til og kanska eisini bara tað at mann tekur eitt sornurt kjak kann vera við til at flyta nøkur ting tað tað vil eg hvørfall hopa tí at tí at p á ein anna máta føli tað sum sum e vet ikki má loyva seg at rótdrift á
inn á av kontunari hjá fólki takk fyri
ja taktoskot tá uni rasmussen iggen so væl takk fyri nú hugsaði eg um tað sigur sigur stenberg snakkar um lønarkontu og so nevnir hon ymisk gjøld oog tey seti eg faktiskt ikki í samband við unti lønarkontu eilt liuski gjøldini sum hon nevndi tey handla meira um teiman so fer at brúka sínar pengar hugsa sær í stemberg um um mann skal kunna gera allar hesar flytingarnar í gjaldstovuni skal gjaldstovan ta tessur av tí og skal tað so vera ókeypis í gjaldstovan ger tað og fyristillar ansar so at tað verður ókeypis at fáa pengarnar í p oppláss sær sum
teir skulu takk fyri
gersæl syristenberg takk fyri harra formaður harra formaður ja endamálið við uppskotinum er at seta eitt lannað mark fyri soleiðis at løntakarin ikki skal til at betala øll hesi gjøldini sum mann betalir hvønn einasta mánað og tay beatað e púra rætt tað betalar mann óansæð hundra lønarkontu ella ikki men okur hava so valt at siga at lønarkontan er hvørfall tað sum tú er noyddur til at hava tí tú kann ikki fáa tína løn uttan at tú velur hava aðrar uppsparingar og annað tað er so nakað annað men tað haldi eg faktisk eisini er ein stórur trupulleiki til dømis tað at at nakrar pensjónsuppsparingar tað er ikki allar sum liggja úti í pensjónsfeløgunum nakrar liggja eisini inni í í peningastovnunum at her faktisk minkað fyri fyri hvønn mánaði tí atað er stóru negativ renta av á teimum tað er eisinitað sovor mál sum eg haldi okur átti at tikið upp so at hugt eitt sindur breiðar men her hava okur so bara

takk fyri harra formaður ja hetta er ein rættiligani markáttlig støða sum okur eru komin í at okur sum borgarar í hesum landinum skulu betala fyri at hava pengar innistandandi í okkara bankum tað var ikki serføroyskt at skula betala fyri slíkt øll hava roynt at forsvara sær og sínum spart pengar upp til at gera ávísar ábøtur kanska til keypa sær eini hús ungar familjur sum sum flyta heim sum hava lagt pengar til síðus soleiðis at tey kunnu betala hesi her tjúgu prosentini sum bankarnir eisini krevja til tess at tey kunna útvega sær eini eini sethús so eitlanaðstað so skilji eg væl at hetta uppskotið er endað á tingborði so í bankarnar krevja gjøld fyri at seta pengar inn fyri at taka pengar út fyri at flyta ímillum konto altso tað er næstan ikki tann einasta kanst man siga handling í bankanum sum ikki kostar eftir hondini og eg skal ikki gera meg klókan upp á hvørt hetta her er orsakað av sifrikrøvum ella hetta her er alneyðugt men tað sum eg kundi hugsað mær at fíggjarnevndin gjørdi tá ið ið hon fær hetta málið til viðgerðar tað er at taka bankarnar inn í nevndina og at fáa greiðið á øllum hesum tí at eg eftirlýsi veruligani eitt størri gjøgnumskygni við okkara bankum hvat sum hendir í bankunum og hví teir agera soleiðis sum teir gera okur kunna til dømis taka betri banka sum hevur eina rættiliga markottliga konstruktión við einum háldingfelag sum síðani bindur fyri eini betri pensjón asta pensjónspartin og sum eisini bindur fyri fyri bankapartin er tað nú rætt er tað nú rætt at mann sigur baði ja ja orsakað av siðfrikrøvinum sum okur gera soleiðis at pensjónspengarnar hjá føroyingum egentiliga verður settur í eina kvasska ma siga trygdar pulja við sifikrøvunum í bankan altso hvat nú vissi betri banki fær falitt hvat hendir so við okkara pensjónspengum til dømis altso her eru so ræðuliga nógv ting sum sum eg haldi eru eitt sindur ørkymlandi eftir hondini tí tað verður eisini brúkt sum eitt argument fyri at mann ikki kann gera íløgur í taðn føroyska sethúsamarknaðin ati atat ksifikrøvini eru so so høg og mann kann ikki brúka tæir pengarnar til dømis sum eru í í í holdingsfelagnum tí teir binda fyri fyri bankans virksemi eisini tá tað kemur til pensjónir eg kundi gott hugsað mær at mann setti nøkur krøv til til dømis pensjónar altso ok skulu heldur ikki vera so bangin her í løgtinginum at okur iki tora at seta nøkur krøv til okkara bankar og okkara pensjónsfeløg altso tað liggja tíggju milliardir í teimum føroysku pensjónsgrunnunum tað kann simpult henn ikki vera rætt at allir hesir pengarnar verða plaseraðir í donsk lonskbrøv til tess at fíggja danskari sethúsella donsk sethús og og og leiðíbúðir og so framvegis eg haldi at okur eiga eisini at seta seta nøkur krøv til at hesir pengarnir koma tí føroyska eftirlønargjaldarin til góðar tí føroyska skattgjaldarin til góðar hetta eru pengar sum føroysku skattgjaldarin hevur spart uppsum venda av landinum altso hví er mann so hevur mann so stóran brørindsanskt at mann ikki torir at taka tað upp í í løgstinginum eg sigði ikki at mann skal plasera allar hesar milliardirnar í í tann føroyska sethúsamarknaðin tað er sjálvandi rættiliga vágir men at man torir at siga at ein ávíst lítil prosentpartur ska fella aftur til tað føroyska samfelagið heg kundi eisini hugsað mær at at fíggjarnevndin spurdi inn til hvat ið bankarnir halda um kundatænastu altso er hetta ein góð kundatænastan at skaltgjaldarin skal verða rósaður pá hendan mátan so hetta var bara nakur tankar hevði hug at leggja afturat hesumorðaskiftunum sjálvandi er tað etað vandamikið at at okur politiskt fara inn og og diktera bankar tí tey eru jú eisini undirløgd krøv men at okur tora at seta nakrar spurningar um at okur tora at fáa greiðu á hvussu i bankarnar destrebuera og hvussu teirra virksemi fer fram tað haldi eg absolutt at okur skula gera sum politikari

so er tað siristemberg sum fær en viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður og eg haldi at anika olsen reistir nakrar viðkomandi spurningar og tað virkar akkurát sum tað er ein sovrn átta her inni í rúminum fyri at røra við nakað sum hevur vðpeningastovnarnar at gera og sjálvandi skulu okur kunna taka øll tey kjak sum eru neyðug í í sambandi við peningastovnar nú var hettaher sum anikaolsen var inn í á serliga pensjónsuppsparingarnar tað haldi eg eisini mann kann kann saktans hyggja eftir men tá tað kemur til akkuráthetta he konkreta uppskotið við tað at hesi gjøldini eru blivin fylla meira og meir hvat heldur anniku olsen um tað heldur henn at mann átti at gjørt nakað soleiðis at at løntakararnir sluppu undan nøkur
av skjúldinum
ja takk ger so væl annikau olsen ja takkfyri hara formaður ja eg eg hugsi at eg havi ri einslíka og kvastka mann siga fyri at brúka orðið irriterað sum teir flestu føroyingarnir eru inn á hesa negativu rentuna og at mann er í hesa støðuni her altso at mann ikki kann gera eina handling í bankanum uttan at mann skal betala fyri tað altso eg veit ikki um tað er ein góð kundatænasta so okur eru jú kundar íð teimum føroysku bankunum og vilsiga hevði eina fyritøku so hevði eg eisini hvørt værð lagt meg eftir at havt eina so góða kundatænastu sum eg yvirhøvur til ber og eg haldi ikki at tað er ein góð kundatænasta mann skal betala fyri hvøri einasta handling í í bankan tað haldi eg ikki men harfrá og so at diktera í mun til tey annars stóru krøvini bankarnir hava við við hesum her sifrikrøvunum eg eg klári ikki at gjøgnumskoða tað tað tað tað mugukur fáa bankarnir inn at greiða nærri frá men og hvørt falt seta teimum teir røttu spurningarnar og og og veruligani fáa orsøkirna fram á borðið hví at hetta her
yvirhøvur er neyðugt ja takk næstjú røðar verður í
jaspur langord ger so væl ja takk fyri hara formaður líka eina heilsan til síðsta røðara anika olsen um at verða iriteraður eina eina negativa rentu soleiðis havi eg tað slett ikki eg eri so óalmindiliga glaður fyri hana men eg kanska tí eg eigi t tid av pengum tey sum eiga nógvar pengar t tev gleða segur um at teritera ein ngativa rentu eg eri glaður um tað nú vigjera vit eina almenna lønarkontu og so ætla geit seka eitt sindur við meg ein almenn lønarkontu og mín fyrsti spurningur er ein almenn lønarkontu afturat tí hvussu er støðan hjá okkum í føroyum í dag vit hava fyrst norðurar sparikassa sum er ein reguligur almenn lønarkontur tey sum eiga hava konktu har so hava vit suðurya sparikassa og betri banka sum eisini eru almenaligt eg veit væl atað er privat feløg ta er partafeløg men tað eru tey sum brúka bankan tey sum hava eina kontu í bankanum sum eigi hann og eg havi kontu har eg eigi hann eg havi kontuvi nær og norðura sparikassa eg eigi eisini hann og í prinsippinum stendur tað beinleiðis at tað er profittebol altso at taðvlsið ateir hava ikki til endamál at skapa ein vinning tann mest privati bankin í føroyum tað er bankt nordik har eigur tað almenna trýogtretivu prosent og er eisini nógv tann størsti partarin eisini í tí bankanum vit hava bara almenna kontur í dag vit hava ongan privata so tað sum eg lesi hetta uppskoti sum jú vit skulu gera eina almenna lønarkontu afturat og tí havi eg øgiliga ringt við at skilja uppskotið so kann mann diskutera altso mann kann syggja tað alt sum mann mann vil hava úr ella brúka bankan til tir gjøld mannkann ak siga men tað er tænastur hví ikki venda tað men eitt og hvørt eg havi brúk fyri tænastu eg havi brúk fyri tænastu tá eg fari út at keypa nakar frá borg ella eg fari úti frá einum timburhandli ella hvat ein og hvør tænasta kostar og tað er akkurát tað sama í hesum førinum so ella so má onkur betala fyri gildi vit kunnu ikki vænta at seta okkum aftur á nei nei vit vilja einki betala tingini skulu einki kosta jú sjálvandi skulu tey kosta og tað góða við einum banka taka vit kanska betri banka so eru tað kanska eini tjúgu túsund kundar í føroyum í betri banka men so eru tað tjúgu túsund herar sum eru við til at lyfta tær tænasturnar ta tað kosta at reka ein banka ella ein sparikassa sum eg haldi tað er ein sparikassi er tað at tú hevur eina ávísa skipan sjálvand er a partafelag men suvuri tað rusziskverð rikið sum eitt felag eitt eitt eittei sparikassi og so siga fólk ja men bankarnir tjena for nógvar pengar og onkursvegna so føli eg akkrát som tað er t svort tvíeggjað svør tosa vit um at tey tjena for lítið av pengum so er tað eitt kempisstórt problem tí er tað lítil sindur av av røringum í samfelagnum jamen so fara tey á knóranum tjena tey for nógvar pengar jamen so er tað heldur ikki gott so eitt ella annað stað so trúgvi eg at eg eg dugi væl at síggja problemið og sjálvandi skuldu hava eftirlit við at tingini er í ordan men eg haldi at vit mugu gleðast um at vit hava nakrar væl riknar bankar sum vit fáa nakra sera góðar tænastu frá og vissi eg fari inn at spyrja meg hvussu var tað fyri hálvtrýss árum síðani hvussu vardi tað fyri hálvtrýss árum síðani at verða kundi til dømis í einum banka ella til ella í einum sparikassa har tú hevði lønarkontu eg vil pástanda at tey flestu vilja finna útav tað var so nógv dýrari annika tosaði um rentuna altso eg veit foreldrini hjá mær tey betaltu tíggju tólv fimtan prosent í rentu tað var at knokkroyta løntakarin eg vil siga í dag er tað ikki tað sum vir tað sum vit síggja bankarnar tað trúgvi eg altso eg veit og tókst eitt lán upp á hundrað túsund krónur og tá ið tú hevði niðurbetalt aftur hevðitú betalt trý hundrað túsund tað var nakað har har løntakarin í mínari verð betalti eina rokning sum eg helt var órímilig í dag haldi eg bankarnir jú teir tjena nakvar pengar men eg haldi tað er eisini sunt vit skuldu gleðast um tað og eg aldi hetta er viktigt at vit hava nakrar sterkar bankar tí bankarnir eru eisini við til at skapa lív fyri vinnulívið avinnulívið skal nørast og rekast soleiðis at vit eisini kunnu hava okkurt at fara upp til hvønn dag so etta her at fara inn og so siga heina nýggja s onkur skal betala í mínari ver skuvit hav eina ókeypis lønarkontu gjøgnum gjaldsstovuna men so má eg takast inn yvir skattin hví skal skattjaldarin nú hava ein fimtan banka aftur til at brúka eina lønarkonktu har orsaka meg men eg skilji upp á ongan máta hetta uppskotið hvussu su fegin eg vil nú tíðin farin te
hvat for mar s
ak syr stenberg fyri viðmerking ger su væl takk fyri harra formaður ja jaspur langaard hann nevndi eitt orð í samband við bankarnar sum vig ongantíð hava hoyrt knýtt at bankanum fyrr og tað hevur nógv profikt at bankarnar vóru nan proffikt fyritøkur eg veitikkihvar han hevur tað frá men men mær vitandi fáa teir vinningsbýddar úti tí teir arbeiða á vinnuligum grundarlag so tað má vera okkurt sum hann hevur misskilt ø og so bleiv tað sagt at hann var glaður um ta negativu rentuna tað kann eisini vera tað attað kann hava sínar fyrimunir við á lánini minka skjótt men tað kann eisini gera tað at húsaprísurin hekkar og tað kann eisini gera tað at tey sum hava pensjónsuppsparing í peningastovnunum nú snakki e ikki um tað sum er úti hjá at her lív og alt tað men at tær upphæddirnar minka so tað hevur sjálvandi eisini eina eina aðra síðu tá negativa rentan ikki bara góð hon er eisini hon kann eisini pressa húsaprísirnar
upp takk fyri
ja takk ger so væl jelspur langurd ja takkfyri hara formaður í sambandi við námproffikt visti tú fór inn og hyggur eftir men hvat er endamálið við einum sparikassa hví setti mann upprunaliga sparikassar í verðini hví komu teir til hví sótu teir dagsinsljós minnist mer rætt eina ferð enrá fyrstu átjan eg hadi að ver átjan hudrað og tólv fyriat vera akkurát neyðugur nær tað berjaði tað var júst fyri at fara inn og gera finna útav men hvussu kunnu vit hava eina lønarkontu til at reka á ein banka har tað skal vera so so bíligt sum til ber og tí er tað at eg sigi men tí er tað í prinsippinum nánproffekt og sakl mann siga jú ta er profittur tað er profittur fyri tey sum eiga bankan so er að so nakrir sum í dag sum sum sum betala vinnugsbýti út og annað til tey sum eiga bankan og tað er eisini fínt tað er eisini ein fínur máti at reka ein banka uppá men eg haldi í dag visti mann ikki vil vera í bankunum men so til dømis norðura sparikassi er ein totalt ein sparikassi nokk tann einasta eg passaaaklemar fyr klamera finn á eins banka men hann er so ein desideraður uttan at fara inn íg gjárgjárt umtipartafelag

ja takk so erta frymunt rasmussen se er viðmerking ger so vælja takk fyri harra formaður eg kundi hugsað mær um umrøðarin kanska hevði eina eina eina hugsan um um tað vóru nakrar treytir til eina almenna peningasovn vit høvdu eina óg høvdu eina lóg fyri her í gjár har mann skuldi seta seta treytir fyri fyri pengaflutning og og alt hetta her o og fíggjareftirlitið skuldi hava eftirlit við og við hesum her tí at tú tú skalt lúka nakrar treytir visti tú seti pengar inn so era gjarna soleiðinar t tað skal verða tryggjað solisinar ata er trygd fyri brúkaran og so hugsi eg att eg haldi at røðarin var nokk so væl inni á tí sjálvur altso hvør skal gjalda hetta her altso hvør er tað er er tað er tað er taðaltso er tað ikkitann sami sum skal gjalda altso skattaborgarin í kundin er tað ikki tann sami ella ella ella kanska eg fari skeivur

tak gersovæl jasparlangurd ja takk fyri hara formaður eg eri púra samdir og tað og tað kostar øgiliga nógv eg kann taka eitt lítið dømi tað er øgiliga stutt síðani at at bankarnir í dag fluttu eg niður á á stc teir fór fyrstin ver á bc síðan á stc og teir máttu betala hundrað tals milliónir fyri at fáa fara at flyta inn á hesa tænastuna áðrenn tað kostbitaltu teir tænastur keyptararnar úr elektron sum eisini eisini kostaðir tíggju gtíggju og fleiri tíggjutals milliónir fyri ta tænastuna teir betaltu har og tí er tað soleiðis at allar tænastur kosta og samstundis sum frimundrasmus eisini nevnir so er tað øgiliga stór krøv t seta øgiliga stór krøv tá ið tað kemur til tað peningarligu viðurskiftir og eg haldi at vit sum sum borgarar skulu vera glaðir fyri tað tað verða sett sta krøv til til bankakervi og eg haldi tað er í síðsta enda brúkaranum at gagni at tey krøvini verða sett nú snakkað vit um hvítvasking og eitt og annað sum eisini er nakað nýtt innan fyri hesa verðina
fyri at nevna eitt takk fyri har formaður
ja takk sorta magnus rasmussen viðmerking ger so væl akk takk fyri harra formaður ja hetta við tí negativu rentuni vísir seg at fáa nokk stórar rúmd í morgun og vit vita hann væl tað tey sum ága pengar innístandandinnegativu renta so er tað ikki so positivt fyri tey meðan tey sum skylda og ter negativ renta ja men so gongur tað betri har men tað verður tosað sum at hetta við negativar rentu er eindømi í føroyum og tað er teir føroysku peningastovnarnir sum líkasum siga teg tað skalvera negativur renta altso er hetta ikki meir
frá alheims
ja takk ger so væl jaspul languard ja takk fyri hara formaður jú hetta er ikki nakað nýtt føroyskt finnu meg in um eina negativa rentu í negativar rentu taka vit fyrstu yvir úr japan so haldi et eg tey síðstu fimtan tjúgu árini at japanesararnir hava betalt negativa rentu her hjá okkum hevur tað komið er tað øgiliga knýtt upp á tað í usa gjøgnum ett ur eropeiska bankan og eisini her er hetta nýtt og mann mann væntaði ikki at tað skuldi koma har teg her eisini at vit skuldu síggja ngangativar rentu men tað er tað so komið og hetta hevur verið altso í áravís í øðrum londum o so ver onkur sagt mann eri øgiliga kritiskur um at hava gatngativa rent men eg eg havi øgiliga ringt við at vera kritiskur um tað eg haldi tað hevur tænt samfelagnum tað hevur tænt húseigarin tað hevur tænt vinnulívinum man er bangin fyri at rentan skal fara upp aftur og tað skilji eg ordiliga væl men at vit mugu um ikki annað at royna at gleðast um at rentan er so lág sum í dag og mann tryggjar eisini tá ið sum lána pengar langt fram í tíðina eina sera lágar rentu so eg haldi eisini at bankarnir hava ikki nakað tryglt seg tril ella forvanting um at rentan fer uppafturvið

jatakk od a beint leva jacobsen ger so vælntakk fyri harara formaður eg skilji ikki uppskotið sigur røðaran men eg haldi at røðan hjá jaspurd landgaard vísir at hann skilir so als ikki føroyska lønmóttakarin hann fær á bankarnar at ljóða sum um at tað er reyði krossur ella neyðágt fólkakirkjurnar altsað er vælgerandi felagsskapur og tað er tað yvirhøvur ikki men soleiðis blívur tað kanska tá i fólkaflokkurin sum eftir hondini sitir við valdinum í sambandsflokkinum tí sambandsflokkurin hevur annars verið eini sum fragt eg veir sosialur og ábyrgdarfullur flokkur te ann so ikki nú skilja røðuna hjá jaspur langaard og viðvíkjandi øllum tænastum sum tit fluttahar av landinum ja tað er ein katastrofa hví kunnu tey ikki bara at lata elektron gera hasar tænasturnar sum var góð og allarhelst hevði verið munandi bíligari men jaspur langaard peningastovnar eri ikki eitt vælgerandi endamál men tú fert kanska at royna at skipa fyri einari innsavning tí tað ger mann jú við vælgerandi
stovnar takk fyri
ja bjarsparlangar ger so væl ja takk fyri hara formaður beint tá hevur verið beintaðbeint á løga hevur missskilt meg eitt sindur tað sum eg royndi at siga tað er tað at vit í dag hava tríggjar og ein hálvan almennan banka sum ikki eft enda tað segði eg slekki tað er munur at vera og at vera eitt væl gerandi endamál tað er tað er hvør hvør sítt og tá eg sigi at e in almenna kíð nú snakka vit um at fáa eina eina almenna kontu eina almenna lønarkontu so siga vig beint í løgi vit hava tríggjir á eina hálva bein almenna lønarkonta afturat beint tað ynskir ein afturat friður verur við tí eg eri bara ikki sandur at vit hava tørv á tí eg haldi atað at vit tað eiga at siga men vit hava nokk við teimum trimum g ein hálvum bankunum sum eru totalt almennir og sum vit alt føroyafólk
oyðir takk fyri harra formaður ja takk hasi vóru orðini so er tað
takk fyri harra formaður hetta er eitt eitt áhugavert kjak sum fær nógvar vegir tá mann tosar um bankar og bankavirksemi tað sum er undarligt í hesum her at tað sum stendur eftir tað er tað at sambandsflokkurin verji bankar og tjóðveldið er tann sum verji borgarin í hesum landinum oghar eri eg púra ósamd tá ið tað kemur til hetta her eg vil siga tað at tað sum eg spurdi inn til í áðni visti tú fært tær eina kontu í eitt nú gjaldsstovuni sum tað verðu lagt upp til so sigu mann at tað r feri at sleppa undan øllum kostnaðum og og tað skal vera nógv bíligari men grundin til at eg setti ein spurningr í áðni í sambandi við hvussu hvat fyri støður ein kundi kann koma í nú siga vit tað at mann ger sum tjóðveldi sigur mann koyrir sína lønarkontu á gjaldsstovuna men so liggur tað uttanfyri har sum vanligur kundar hava aðrar møguleikar nú tosar mann so nógv um negativa rentu men tú skalt vera rættiliga hava rættiliga nógvar pengar áðrenn tú betalir nakra negativar rentu og bara taka sum dømi eitt nú banknordik har betalir tú slet iki fyrieina lønarkontu altso tað vil eg siga vistu lønin fer inn har val eg merki ikki eina krónu men hvussu hugsað mann í sambandi við gjaldsstovuna hvussu stillar mann tænasturnar til tann vanliga borgarin sum virkligani hevur brúk fyri ymiskum tænastum eg havi verið kanska eitt sindur prekað av tí sjálvandi eg havi arbeitt fimmogtjúgu ár enn peningastovuni men eg havi ótrúliga nógvar støður hvar ið ganska vanligur kundar hava brúk fyri tænastum tí at tey ikki føla tað at daglidagurin er so lættur akkurát ta løtuna tað ótrúliga nógv fólk sum hava brúk fyri kanska á einum skáa tá jólini nærkast kanska ein lætta til tá ið summarið nærkast møguligt tá mann skal gera okkurt í stand kanska bilurin gekk fyri ætlar mann so at gjaldsstovan skal fara at føra bankavirksemið skal mann kunna ringja til gjaldsstovuna og spyrja um tað er møguleiki fyri at taka øtt lán bara nakrar tankar um tí at javnaðarflokkurin virkaðui eisini at vera øgiliga positivu um eitta uppskoti men hvat fyri virksemi hvar skal mann hava sína sítt kort skal gjaldssovan fara út vega gjaldskort að er so ómindiliga nógv sum hend á einari lønarkontu meir enn tað at lønin kemur inn og tað eru ómindilig nøgvar tænastur sum ikki eru kostnaðarmiklar fyri tann ganska vanliga breiða skaran av kundum og ta i má bekimra seg um negativar rentu so er tað altso er tað fólk sum hava fleiri hundrað túsund a bók tað má mann heldur ikki gloyma men tað er ómindiliga nógvar tá mann sigar at mann at vit verja bankar eg verji borgarin borg eg veit at rættiliga nógvir borgara av øllum ymiskum slag allar ymiskar stættir hava virkliga brúk fyri at taka prát í einum banka tá ið tey føla tað at økonomiskar treingir samanum ella tey bara hava brúk fyri at fáa ein lætta eina tænastu eina vegleiðing eina trygging og tá ið tú fært ymiskar ymisk láni í ein banka so hevur túð eisini brúk fyri kanska tað at tú situr saman við bankanum gert eina fíggjarkontu fært tú hjálp til líkasum halda stýra tínum fíggjarviðurskiftum allar tær tænasturnar fella burtur og eg haldi ikki at mann mann eg haldi mann er rættiliga forventingsfullur vistimann vænta tað at tú kanst lagta allan tína lønganga inn í gjaldsstovuna og so er túð ein peningastovn sum skal veita tær allar tænastur eg kundi gott hugsað mær at spurt uppskotsstillararnir hvat hvat tankar hava um hetti her og hvussu nógvar pengar tey betala hvørt ár fyri at hava eina lønarkontu enn havi g ikki sæð eina krónu fari á mínari kontu til til sum gjald fyri lønarkontu men visti eg flyti okkurt til út teimum ella til ein annan peningastovn ella hevur í út eina ara sjálvtøku tað er seitt væl so kann eg kanska velja eina v mína egnu sjálvtøku men tað er øgiliga nógvar aðrar tænastur sum tú ikki skalt vænta at fáa frá gjaldstovunm illa skal mann vænta tað skal gjaldsstovan fara fara yvir til at hava thava automatir pengar utím aftur hvat hvat hugsa tjóðveldið um hetta her við at verja borgarin hvussu langt skal gjaldstovan fara og og og tað er frítt kostar einki eg haldi tð ótrúligt eg havi veit onga tænastu enn hesum føroya landi sum gratis tað ver altíð spurt mann um hvønn veg gjaldið fellur um tað fellur beinleiðis um tað fellir tjúgu krónur g eina lønarkontu ella tað fella yvir skattin so tað eri nei eg bara tankagangurin sum eg kundi hugsað mær at fingið útgevið ett líta sindur men eg vænti onkur sum upp aftur at siga eitt sindur meira um tað
takk fyrija takk so viðmerkingarita eg
beint te løg jacobsen ger so væl har formaður nú hev vr spyri at ella jacobsen hvat verður gjørt fyri at verja borgaran eg hugsaði spyrja etir jacobsen um hon heldur at tað er í lagi at lønmóttakarar skulu rinda fyri tænastur fyri allar møguligar tænastur sum eru í bankunum eina flyting sum elvar jacobsen sjólvnevnir ella aðrar tænastu er tað í lagi at lønmóttakarin skal blíva við at rinda allar hesar heri
gjøldini fyri atláta tænasturnar takk fyri
ja takk ger sovæl akk fyri harra formaður eg veit ikki hvar ið hvar ið útreislurnar skulu fara eg bara líka rokna upp á tað vist tú verður lánin í bankanum pá a tvær komma fimm millión til eini hús og tað r ikki tað er ikki áv teimum dýrastu støðunum visti tann rentan bara hækkar eitt prosent so betýðir tað tvær tvey túsund krónur nettu hjá teimum kundunum at betala eyka um mánaðin hækkar om tvey prosent so er tað fýra túsund krónur um mánaðin bara fyri at seta perspektiv vilja vit heldur yvir til har aftur hvar eg eg minnist væl frá mínari tíð at rentan log om ein tíggju prosent er tað har vit vilja ertað hoyrd dreymini vit hava fyri okara barnafamilju her í landinum er tað soleiðis sum vit tjóðveldið vit velja vil verja sín borgara einki er gratis her í lívinum einki heldur iki httar her takk fyri harra forma
har
ja takk so er tað ingilin didrisenstrøm gersu væl takk fyri vissu vit málað tað ordiliga sært og hvítt upp so kann eg ikki í dag fara til løgtingsumsitingina og siga eg vil gjarna hava mínar pengar í hondina og so fari eg og betalið skatt av teimum pengunum og so taki eg teir heim við mær vit hava sett sum lógarkrav at fólk skulu hava eina kont í einum privatum banka vit settu eisini sum lógarkrav at fólk skulu gjalda nakrar nakrar fyri nakrar tænastur í hesum her bankanum tað seta vit krav um javnaðarflokkurin er positivur tí v vit ikki kunnu seta krøv til teir privatu bankarnar um at hesar grundleggjandi bankatænasturnar at fáa sínarar pengar út á kontoðini og at fáa atgongdspengarnar kunnu vera ókeypis og lættar so má mann finna eitt annað alternativ tí at beint nú sum nú er so áleggja vit fólkið við ló at tey skulu gjalda hesi gjøldini til privatar bankar
tað er ikki rætt
ger so væl eltva jacobsen akk fyri harra formaður nú skilja javnaðarflokkurin ætlar sær aftur um nítjandr g níggjuoghálvfjerðs tá ið skattaskipanin tá nýggja koma í gildi nú skal mann standa út hjá arbeiðsgevaranum fáa brottu alla síðinar pengar í hondina og bera av teir yvir gjaldstovum at siga varstka at her er nakað sum tit skulu skatta tað var tað sum indrik disen strøm segði akkurát nú ætlar mann aftur ta tíðina hvar tú skalt hava at standa uppi á loftinum her og biðja um okkara okkara løgtingsløn og so fara niðan gjaldstovuna á skattanina og heldur mann at tað skal vera at tað verður kostnaðarfrítt nei nú haldi at málið er fullkomiliga farið av sporðinum tað má eg siga og og og og fyri tað næsta bara tfyrat at seta eitt perspektiv so gjalda vit ikki fyri okkara lønarkontu í dag eg veit ikki orliga hvat tjóðveldi vel so ein banka sum tú ikki betalir ta er kapping á øllum økjum tú kanst gott venja bankar hvar tú einki betalir fyr eina lønarkontu men tú kanska betalir fyri títt visakort tað er eitt val

ja takk so er tað magnus jensen sum fær orðið er viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður tað verður sagt fleiri ferð at vit sum ikki eru so glað fyri hetta uppskotið vit hvørki skilja ella vilja verja vanligar lønumóttakar ella borgarar tað hevur sagt eg kundi hugsað mær at vita hvat røðari heldur um taðað at at tað verður sagt við okkum at vit hvørki skilja ella
vanliga løn móttakar takk fyri
ja takk ger so væl eltar jakobsen takk fyri harra formaður eg kennist so rættiliga nógvar søður sum tann vanligi borgarin er í sum ikki betala negativar rentu altso tá ið mann stendur her og grætur um tey sum betala negativar rentu tá verjir mann virkligan tey sum eiga pengar eg kenni tey sum eiga til dagin og vegin og tey eru nógv tey betala ikkifyri sína lønarkontu tey betala ikki negativa rentu men tey fáa eina tænastu tá tey í novemburmánað virkuligani treingi saman um og tey hava brúk fyri at fáa ein lætta til jólar tá vita tey hvar tey kunnu fara og mær vitandi alt annað líka so fáa tey virkuliga góða hjálp í teimum ringu støðunum tey standa í men her inni seti mann og kempa fyri fyri tað er fleiri hundrað túsunda bók bara at minnast til tað tað er spurtmálum hvar mann leggur
eggini takk fyri harra formaður ja takk desetifar orðini so er tað ingolfsól
heimb olsens fær orið ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi fyr at leggja út við hesum her er semum uppskotunum her so haldi eg at tað er so øgiliga so haldi at tað er so øgiliga prinsipielt ati tá ið mann forvinnur eina løn so er tað skuldi tað altíð vera pengar sum eru óskalaðir í útganspunktunum tá ið mann fær teir og tað má ongantíð vera soleiðis at ein onnur skipan sum er meira minni smoygd yvir høvdi oyðunum skal gera tað at mann kann koma at missa av hesi her lønini tað er ógvuliga prinsipielt og vit skulu koma úr tí trupulleikanum onkursvegna og øhum tað so skal gerast við einari almennari rønarkontu vist thevðiella einasta máti mann kann gera st uppá so kann tað eisini báva neyðugt at gera tað tað skal ongantíð vera soleiðis at tað ber til at missa av síni løn tann dagin hon verð uppkordin hatta er so týdningarmikið prinsipp at har skulu vit sum lóggevarar hondtevja vit skulu verja løgnmóttakar ímóti tí tað kann ikki vera nøkur diskussión um hatta har so er tað vatn man gera upp á hetta er so eitt uppskot samtyktar og eg haldi hetta her í útgangspunktum ettúr ela stutt orða hetta ljóðar skilagott man vil man vil loysa ein trupulleika og hann skal loysast eg haldi óansað vat mann annars heldur um tað er um tað eru samgonguflokkar ella ella onnur so mugu vit vera samd í tí prinsippinum at tá tú forvinnur eina løn so skalt tú oyga hana alla sum hon er tann dagin tú fær hannú gomna líka mikið hvussu nógv stendur á lønarkontuni hjá tærframmanundan tað má vera so men tá ið tað er sagt so eru vit einari støðu eisini í føroyum altso tað er so øgiliga nógv viðurskiftir sum gera seg galdandi her taðhevu st verið nógv verið um tað áðrenn hví í hensarhei søðan er summi hava gjørt bankarnar til vælgerandi eg veit ik stovnar og og og fara inn á hvussu rentan var fyrr og nú ver hon lægri rentan er ikki blivir lægri tí at peningastovnarnir eru blivin væl gerandi tað er parnaruri sum avgjørt tað og einki annað tá rentan var tíggju prosent so var tað ikki tí at at at tár vóru nakrir gribbar skuldu skuldu tjena meira upp á okkum tá enn nú tað sumtað sum tvørturímóti hendi tað var tá ið tá ið tað byrjaði faktiskt henda her avgjaldsøðin hjá bankunum byrjaði við dagnkortina á sinni tann avgjarðsøðin byrjaði við við við við dagkortin sinni eg minnist hvati búði on niðri tá og tann táverandi stjórin danski bank var næstan hvørjari tevavís og bedýraði fyri fólkinum at at mann ongant skuldibetala oyrafyri ta tvørtuímóti alt fór at blíva bíligari umsiting og annað so so bankaella lønmóttakarnir fóru at fast at tjena pengar uppá etta her men tað bleiv øvugt og avgjørdini er bara komin úr rullandi upp á viða at koma árusslandi í føroyum hevur mann ongantíð havt og tað haldi eg tað besta vð hesum uppskotunum tað er tað visu vit nú kunnu fáa eitt kjak um hvat vit vilja við bankavirksemi í føroyum tí at vita sita her í tinginum og gloypt danskari lóggávu nú í øldir um hetta umatað sama um um bankavirksemið vit hava sig fyri bankar í føroyum lóggávan er faktiskt soleiðis at at teir bleiva teir blíva mettir upp ímóti føroyska ílla føroysku brutúrtøkuni sjálvt umtað er parturi av bankadanska bankakervinum har eru so undantøk gjørd so suðurya sparikassi ikki er eri siðfristovnur og norðrega sparikassi sleppur sum eg skilji lanum kanska eisini undan men visti tað var eftir bókstavinum so skuldu teir vera tað tí at teir eru upp móti tí føroysku buttiltjóðarúrtøkuni tað vil siga at allir teir størstu føroysku bankarnir eru pikkarir til bankar niðri fis ter vera vøttir uppi ímóti donsku buttiltjóðar úrrtøkuni í tí bankaskervinusu var partur av men í føroyum skuldu teir nøkur heilt aðrar treytir og tað ger eisini tað at kapitalkrøvini til teir føroysku bankarnir eru akkurát líka himmalhøg sum ttar donsku eingin eingin fíggjarmálaráðmær vitandi hevur spurt niðri um vit kunnu fáa særskipan fyri føroyar í gjár nevndi billjusinussen at vit burdu yvirtikið fíggjareftirlitið tað eri eg púra samdur í men so leingi vit ikki fáa gjørt tað hví fær mann so ikki niður og spyr og vit kunnu fáa aðrar treytir í føroyum fyri bankarnar soleiðis at teir kunnu virka undir øðrum kapitalkrøvum í dag eru kapitalkrøvn til føroysku bankarnir so altso so so ør høg at at teir í veruleikanum ikki fáa lánt pengar út og taðer tað teir skulu tjena pengar uppá tí koma teir við negativari rentu tí at teir teir skulu bjóða so væl og liggja inni við óvirknum bjállingarkapitali sum teir ikki kundu kenna pengar upá í staðin fyri so senda t rokningin út til okkum løndtakara millum annað hasi har viðurskiftini mugu vit fáa eitti grundleggjandi kjatkom í føroyum tí at har má broytast so leingi vit ikki hava yvirtikið fígjareftirlitið so mugu vit royna at fáa nakrar serskipanir fyri tað føroyska samfelagið so vit sleppa undir at verða melt á jøvnum føti við danski bannu
og aðrar tá ið kapitalkrøv skuldu sillast spankarnar takk fyri ja takk her vóru nakrar viðmer
merkingar beinta lovi jacobsen ger sovæl ja takk fyri egeri samd við røðaran í at tað er gott vi it fáa hetta her orðaskifti her so vit hoyra hvat tingfólk halda og eg eri kanska eitt sindur ovfarin av at tað eru summi tingfólk sum hálkundu halda teg frægari at fólk seta seg í stóra skuld enn at royna at spara upp tí til dømis á eina uppsparingupaa hundrað túsund tað haldi ikki er so øgiligt at hava eg havi lisið onkrastaðni at fíggjaserfrøðingar siga at at húsarhald eigur at hava ein buffar á hundrað túsund fyrr t hava standa ímóti við og ætlar tú at skifta tekin ella vindeygar ella ølt annað tað kostar í øllumfør um hundrað túsund so eg haldi at vit í løgtinginum heldur eiga at eggja fólki til at royna at spara eitt sindur upp og royna at klára seg sjálvi heldur enn at seta seg í eina stóra skuld tí tann skuldin hon skal rindast aftur og bankarnir teir eru altso ikki nakrar vælgerandi ella nánnfrofetir organisatian sum
hevur ført verið og verið fram her takk fyri frú forkvinna ja takk
ingljacobsen gersæja takk fyri frú forkvinna øh ja eg eri púra samdur við við beint løgu jakobsen í í hasum sjálvandi skal tað vera skulu vit royna at eggja fólki til at spara upp av øllum orsøkum bæði fyri kanska ikki at hava eitt eitt óneyðugtdagligt forbrúk sum sum sum ikki gott fyi nakað sum helst sum regul meni tað skal eldur ikki tað skal heldur ikki premsast fornegiu tað er ikki hon meni við at hava negativar rentu bar at hava ta hugtakið inni í lønarkontun so ger mann jú tað at fólk brúka pengarnar heldur enn atenn at spara upp so men eg haldi sjálvur at tað er hetta her prinsippið sum er so øgiliga týdningarmikið tað má ikki bera til at skala lønarinntøkuna
ein dagin má hon vera útholdin takk fyri
ja takk so er tað annika olsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja eg sigur sum áður at hendan her støðan sum okur eru í eru er øgiligani ófrættakend og vónandi koma okur sjótt burtur úr henni hetta hivir negativar rentu at mann yvirhøvur er komin í hesa søðuna er jú heiltsúrealistiskt men er ingolf sólhaimb olsen ikki amvið mær í tí at tað størsta ráðnið á lønarkontoini er skatturin sum okur betala bæði landskatturin og tann kommunali skatturin sum fer avstað við bróður parturin av okkara lønarinntøku at at mann eigur at gera nakað við tað

ja takk fyri altso lønar kattur er altíð nakað at mann skal t royna ikki at hava forhøg tað er tað er greitt men eg fari ongantíðat kalla skatt fyri rán ta er tað havi eg ter iki hnn her tað er illa at fíggja tær vælferðartænastur vit vilja bjóða okkara fókki men mann skal altíð royna at hava lønarskattin so lógar sum gjørligt tað eri eg púra samdur í men eg haldi tað vísir øgiliga nógv bara orða lagi hjá anika olsen her at mann kallar tað fyri rán mann brúkar eina eina søra málsliga terminologi tá ið tað er tað almenna sum fekkur pengar inn so eitur tað rán nú tosaðu bankar nú kallar mum tað tænastur vit hava lyndi til at lata stórkapitalin í en svrðan vælgerandi undirform at hann veitir tænastur nei eg sigi tað eg sigi tað as vt at tað er soleiðisman umtala hatta í taluseta sum tú eitur einum vánaligum føroyskum orði og tá leggitimera nøkur ting við at við orðum pá handan mátan og eg haldi ikki at tað tað hóskar seg serliga væl at vit gera tað men tað pluvur veran partur av gerandismálunum
tá iðvit tosa soleiðis ja takk
jaspur langord eina viðmerkingja takk fyri frú forkvina eg haldi hetta var ein øgiliga idealistisk røða men á ongan hátt ein realistisk og tað er kanska munurin á tjóðveldi íg sambandinum skal lønin vera óskala einki skal eingin skal betala fyri nakað men vit vilja øll hava men soleiðis fungerar okkara samfelag ikki vit betala heilsutrygd vit betala skatt vit betala kringvarpsgjald vit betala alts vit hala barsil og eg kundi hildið áfram tað verður trekt automatiskt av kontoðini ynskir ingolf ls olsen aftur nú yngast so mikið ingolf els olsen so mikið gamal at hann minnist at vit høvdu eina beskattaskipan ynskir innf els olsen aftur vit skulu fara aftur í beskattarskipanina fólk fyrst at fáa lønina
so betala vit eina ferð um árið takk fyri hara formaður
jngosen gersæja takk fyri altso eg haldi at mann kann samanbera bananir og súreplir nokk so ofta men tað blívur ikki betri samanbering av tíð allar tær tænasturnar allar øll tey gjøldini som jaspur langoard remsaðu upp har beint eru almenn gjøld sum er ásett onkursvegna av okkum sjálvum her inni fólkavaldum politikarum til at gjalda fyri vælferðartænastur vit tosa um negativar rentu her sum er til ein privatan vinnurekandi stovn at minimera síni hall visti tað sum sum hvat kar fyri at teirra líga hungru hall ella sum eg haldi er fari at at økja teirra yvirskot tað er altso ein vesins munur og so sigur jaspur langaard at tað er órealistiskt vit vit liva í einum ikki í í veruleikanum jú sanniliga er tað realistiskt tað er einki sum helst í vegin fyri at geva til dømis eina almenna lønarkontakt saman vil tað er einki sum helst í vegin fyri tí og tað heldur einki sum helst í vegin fyri at tá ið føroyski fíggjarmálaráðharrin fer niður til danmarkar at tingastir danskar myndugleikar um at fáa serskipan
man fyri føroysk bankavirksemið takk fyri ja takk
gnus rasmussen ger so væl in-cs olsen tosar metta her at skala eingin skal skala vissi eg nú fái mína løn og skattur alt verður trektar av so er ein upphædd eftir og tað er hana sum eg haldi ingaohlvfems olsen hugsar um ikki skal skalast e ski e taki alt tað út kostar tá mær hálvtrýss krónur tað er hálvtrýss krónur við sína ein almanna lønarkontu onkur skal betala tað til siga so er tað ikki eg sum betalir tað bara men so er
alt føroya fólk altso eru tit ikki munurin
ja takk ingsalan olsen gersuvæja takk fyri tað kann gottvera onkur skal t betala tað kann got vera ftalat fara at kosta eina umsiting og hava eina almanna almenna lønarkontu eg veit ikki men men eg eg eg eg skilji ikki ordilig hn har prolematikkin altso vit hava í dag stovnar sum fara eftir atso at fyri at fyri at gera et eitt sindur fýrakanta so hava vit privata stovnar sum í dag hava atgongt lokkra løn at taka o burtur av henni tað er altso nakað annað enn vist tað var tað almenna sum hevði ena fyriskipan sum kanska kostaði eitlítas sinur í umsiting tað veit eg ikki eg haldi tað er ein nógv størri spurningur sum slekkin viðgjørdur her tað er skuldi tað almenna soppi athvat skulditað almenna soppia gjørt hesar pengarnar meðan tað er varðveitslur hjá eitni gjaldsstovuni tað kundi vri nok so intesant tí a tað kundi vera noksonógvar milliardir

gersætakk fyri frú forkvinna eg havi hildið at tað er skilagott at mann letur upp fyri at hava eina ja nú verður tað kallað ein almenn lønarkontu men hvussu verður æt onnur enn bankarnir fáa møguleika fyri ati umsita lønina sum verðurútgoldin tí eg haldi at mann gevur bankunum eitt øgiliga ella eitt óneyðuga sterkt kort í hondina tá mann við lóg hevur álagt at okkara lønir skulu gjaldast í ígjøgnum ein oyføroyskan peningastov og eg haldi at hevði uppskotið til dømis ljóðað soleiðisnar at landsstýrið skal kanna um fyrimunar og fyrimunir og vansar við at skipanin er soleiðisnar sum hon er hvørja støðu setur tað tann vanliga lønmóttakaran í at vit hava bundið fyri og hava við lóg álagt at pengarnir skulu gjaldast á eina kontu í eini peningastovni um føroysku peningastovuni og hvørjir fyrimunir eru við tí eg haldi at orðaskifti í dag vísir at vit eru nokk so ymiska málið um hvar fyrimunirnir eru og hvørjir vansarnir eru og tí kundi tað verið haldi eg ein byrjan til at viðgjørt hetta her málið ein almenn lønarkontor er ein møguleiki til dømis postverkið hevur hevur jú eisini eina kontoskipan við við við postskirðu og annað postverkið kundi til dømis umsitið verið ein partur av hesum og so høvdu vit til viðgerðar eitt mál í gjár um gjaldingar altso lóg um gjaldingar í føroyum g har varð millum annað sagt
forkvinnurnar loyvi at formála millum óðan betalingar er at sikkra at rammurnar fóru útboð av elektronisku betaniskjensu og utsyns av e-pengi herum er at fremja útviklingin av innovativu onnleiðum og mobili betaningsløsingar samstittið met at sikkulighetin umkringer sovorðisku betaningar økast navnið for sovorðt angar for brúkurabyskýttilsi altso tað at tað tað er ein rívandi menning í talgildum gjaldsloysnum og tað hevur verið sagt at um nøkur fá ár so hava vit ikki bankar meir so hava vit bara talgildar pallar hvar ið okkara okkara fíggjarviðurskifti ferðast vit hava til dømis í dag krúptu gjaldoyrir til dømis bitcoin sum ikki er ein partur av vanligu peningastovnskervunum men allíkavæl eitt gjaldoyra sum sum verður brúkt og sum verður nógv brúkt og sum fleiri og fleiri útvega sær og tað finst eitt hav av slíkum krúptum gjaldoyrum og tí haldi eg at hvussu vit seta orðaskiftið í dag inn í tann samanhangin at vit innanfyri ikki so langa tíð fara at hava kanska heilt onnur útboð á á peningamarknaðinum so haldi eg at tað er áhugavert at viðgera hettar ja at lønmóttakarin sjálvur kann sleppa at avgera hvar hansara løn verður goldin at hann eisini tekur váðan við tí avgerðini tí skipanirnar tær eru øgiliga sjálvarbeiðandi fyri so vítt altso tann skipanin sum skattar okkara løn tær skipanirnar sum taka øll gjøldini av tað eru serviseraðir tá kostar eitt ávíst gjald at at dagføra og halda tær við líka men annars so eru tær sera sjálv altso tær arbeiða sjálvar og tí haldi eg at vit eiga at seta hetta her meiri inn í tann samanhangin eg haldi jaspur langoyre hevði faktiskt eina fína røðu hann vísti á nøkur ting sum kanska ikki hava verið so nógv frammi at í veruleikanum so eru teir smáu sparikassarnir í dag teir eru í grundini akkurát sum sev teir eru ikki til fyri at gjalda vinningsbýtum sínar partaeigarar tí at øll sum eru uppspararar eru eigarar av bankunum ella av sparikassunum so at mann kann siga hann hevur rætt í tí at vit í grundini hava í dag almennar lønarkontur um vit tulka tað tannvegin men tað at kanna fyrimunar fyrimunir og vansar og eisini at kanna hvussu í framtíðini kemur at síggja út tað haldi eg vit eiga at gera í góðari tíð soleið at vit e eisini eru fyrireikaðir upp á tey útboð sum koma í framtíðini takk fyri ja takk
vóru onkrar viðmerkingar sigur steinbergisvøl

soleiðis ger so væltakk fyri hara formaður ela frú forkvinna orsaka og takk til biljustinussen ja eg haldi at biljustinussen var inni á nøkrum týdningarmiklum og vissu tað kann hjálpa eitt sindur upp á kanska at mann kundi staðið saman um eitta uppskoti at mann broytir tekstin til at mann kanna fyrimunir og vansar so ekur avgjørt tl at snakka við um tað eg haldi at tað er eitt forstórt mál til at mann bara slær ta upp í glems og sigur hetta e einki upp á seg tí het er nakað sum fyllir nógv hjá rættiliga nógvum løntakarum og g haldi at nógv fólk føla seg nokk so maktasleys yvirfyri eisini tí stóri maktsum bankarnir í veruleikanum hava fingið og sum okur kanska eisini hava givið teimum so kanska tíðin er komin til at mann ger eitt annað arbeiði millum allar flokkar har mann fær kanska eit sindur betri stýringahosum her so soleiðis at løntakarin er betri vardur enn í dag
jakk biljustinussen gersæja takk fyri frú forkvina ja eg haldi at tað kundi hvussu verið ein ein máti at funnið saman tí eg eg haldi at tað eru fleiri bæði í samgongu og andstøðu sum sum hava ta hugsan at lønin eigur at verða har sum ingolf var hon skal vera púra óskerd og tú skalt hava fult tamarhald á henni lønarkonturin verður í dag brúkt øgiliga nógv til at forhandlað við altso bankarnir leggja sjálvur upp til tað jamen altso tú hevur ikki lønarkontu her vist tú fert til bankan og biða um eina tænastu so so so siga tey millum annað jamen tú hevur ikslønarkontu her og so má mann forhandla og og siga ja ókey vit vit kunnu flyta lønarkontuna yvir henda stovnin visu vit til dømis fáa eitt lán frá hesum stovninum og og økonomiurin er øgiliga samantangdur at tí at tú hevur eina lønarkontu og ein banki hann hann vil gjarna síggja tað at tú hevur fastar inntøkur og tað gert tú best við t hava lønarkontu har sum tú hevur lán so sjálvandi hanga tey tingini øgiliga fast saman tað skuldi hels ikk vera blind fyri at at tað at tú bara kanst ferðast frítt við tínari løn og og og sog so hava lánviðurskiftir alt annað í einum øðrum stovni tað er
neyvan soleiðisnar tjat kemur at
ja takk edva jacobsen ger so væl takk fyri frá forkvinnan og vit høvdu tosað nokk so nógv um negativarentu hvat tað ger sjálvandi eru fleiri peningastovnar og eg síggi tann eini har har fert tú vist at tað er eitt húski tað tað eru tvey so er tað tvey hundrað túsund pluss og og tað fer líka upp í níggju hundrað túsund teir spenna nokk so nógv nær teir taka negativarentu men øll vóru tann sum har sum tú fert longst niður har er tað so hundrað túsund og er tað tvey so er tað tvey hundrað sum mann kann eiga á bók áðrenn mann betalir negativarentu og sum fer tað upp á fýra hundrað og tvey hundrað og fýra hundrað tann næsta og og vanligt vanligar lønarkontur tað er bara at fáa tøl í perspektiv tí tað ljóðast mann ikki hevur rættað sína egnu pengum og lønarkontur í sær sjálvum betalir tú ikki fyri men tað kann vera eitt upptalur fyri tænastur men eg rokni við at tú gert tað eisini á gjaldstovuni og har er kanska avmarkað við tær tænastuna mann kann fáa ella skal mann til at veita lán eisini hjá gjaldstovuni út til kundar tað er øgiliga nógv ting sum vit hava hugað for einki eitt sindur inni her men men tað er ikki kanska ikki tann vatn

ja takk biljustinussen gersovæl takk fyri frú forkvina ja altso eg eg haldi ikki at mann mann rindar fyri at hava lønarkontu tað er av tí at tað er álagt við lóg at tú skalt hava eina lønarkontu í einum føroyskum peningastovni so haldi peningastovnarn taka ikki gjald fyri tað og teir men teir hava eina røð av tænastum sum so verður goldið fyri hetta varð negativar rentu tað forstýra meg slett ikki eg haldi tað er fantastiskt og øgiliga gott at tað eru tey sum eiga pengar á bók sum sum gjaldað kanska í størri mun nú enn fyrr meðan tey sum skylda nógv sum altíð hava verið tey sum hava goldið kann mann siga tann tann sín sín sín bróðurpart av inntøkuni hjá bankunum nú er tað vent eitt sindur og tað haldi eg er er er frálíkt tí at heilt logiskt so eru tað tey sum eiga pengar sum hava betri ráð at gjalda enn tey sum skylda pengar
ja takk
a so er tað pollareynatygvu ger sovæl takk fyri forkvinnan áhugavertkjaker í fyrrapartin í dag tað sum má standa eftir er at at vit hvussur tryggja at at okara borgarar standa so fræls sum yvirhøvur gjørligt at ikki blíva bindingar sumsum binda fólk at at eittnú bankum í størri mun enn enn tað sum neyðugt er og tað má til einoghvøri tí standa eftir at at borgarin sjálvur sum ræður yvir sínum sínum egnu ognum og at á bankarnir virða tað at at tað sum tú eigur innistandandi í bankanum tað er altso kundans
sogn og ikki bankans sogn takk fyri
ja takk biljus dynussen ger so væl ja takk fyri at eg eri so so eviasamdur eg haldi at eða longu áðrenn løntakarin fær restirnar av sínari løn so hava vit við almennum ásetingum gjørt okkum øgiliga nógv inn á frælsið hjá løntakaranum at ráða yvir sínari løn so vit taka eina røð at tað passar næstan ikki á eina síðu øll tey gjøldini sum skulu av áðrenn løntakarin endiliga fær sín part og so hava vit sjálvandi álagt at tað skal gjaldast á eina kontu í einum føroyskum peningastovuni so tað eru øgiliga nógv bond sum eru knýtt at lønini og mær dámar øgiliga væl tankan at løntakarin skal hava fult frælsið yvir at ráða yvir sínum sínum pengum heilt frá byrjanini av og eg haldi ikki at vit skulu leggja óneyðug á
koyri bond á løntakar ja takk næsta røða
e ruttvang ger sovæl takk fyri ja tað er umborðí tjóðveldið sum hava lagt fram uppskot um atsyrgja so fyri at tað er møguleiki fyri at fáa eina almenna lønarkontu og sum eg skilji so hevur høvi til hetta lógaruppskotið verið ein irvitatión ella ein ein ónøgd við at peningastovnar sýnast at áseta alt fleiri gjald fyri tænastur og eisini nú nýliga er farin at taka negativa rentu av innistandandi yvir eitt yvir eina ávísa upphædd í eini kanning sum framsókn gjørdi í tvey túsund og ellivu vísti tað seg at fýrs oyrur av hvørjari krónu í føroyska búskapinum fór ígjøgnum tað almenna revnslu uttan eg minnist smálutirnar í tí og hvar ið tað liggur í mun til aðrar búskapir so var tað ein staðfesting av at í tí føroyska búskapinum fyllir tað almenna nógv meðan tað privata hevur ein lutvísan minni part so í sær sjálvum halda vit í framsókn at tað eigur at vera soleiðis at tað skulu vera sera sera góðar orsøkir til at seta á stovn nýtt alment virksemi sum frammanundan verður veitt av privatum og eg haldi ikki at hetta livir upp til tey krøvini eg haldi at hetta uppskotið r populistiskt eg kanska ikki tað er nokk so gleivt orð at brúka men mann útnyttar ta støðuna at fólk eru eriteraðar inn á negativa rentu og tænastugjøld samanhildið við at hetta økið er øgiliga komplekst og at øgiliga nógv fólk als ikki gjøgnumskoðað skipanina av banksektorunum og eg eri ikki ein av teimum sum halda at bankar gera vælgerandi endamál tvørturímóti hevur óskynsami innan fyri bankaheimin havt viðsær stórar stórar kreppur sum hava rakt fólk sera breitt bæði rík og fátøk so tað eigur at læra okkum at bankarnir skulu haldast í stuttum stóri og tað má mann so eisini siga at tær eru í løtuni spurningurin er bara um tað er gott nokk eg trúgvi ikki tað er nakað virksemi í okkara samfelag sum er so gjøgnum rekulerað sum peningastovnar tað sigst at teir stóru dansku bankarnir hava upp til túsund fólk andsett bara fyri at tryggja at lógirnar verða hilvnar og faktiskt er tað nokk so breið semja um at í veruleikanum er tað eingin sum fult út gjøgnumskoðar reguleringina av peningastovns virksemi tí tað er blivið so umfatandi bæði danskari lóggávu men eisini í eu lóggávu av ymsum slagi eg kann nevna til dømis at sjálvt persónarnir sum sita sum stjórar og í nevnd í bankunum eru tað er ásett í lóg hvat ið teir persónarnir persónliga skulu liva upp til tað haldi eg ikki vit kenna frá øðrum bransjum eitt sum eisini er regulerað í lóg í mun til aðrar vinnur tað er tað at tað skal vera gjøgnumskygnnin fyri kundan vit kenna hetta her við tá vit skuldu keypa okkum eina flogbilett suðureftir so finna vit eina ordiliga bíliga belett tá o skulu betala so finna vit útav áh kuffertið var ikki við men tað var tað hjá hinum útbjóðarunum í peningastovnshøpi er tað ásett við lóg at prísirnir skulu vera púra eins so kundin skal vita hann skal ikki snýtast fyri hvat er hann betalir fyri tað er ásett í lóg fyri peningastovnstænastur eg veit ikki um at tey eru ásett í lóg fyri aðrar onnur øki nú komi eg slett ikki runt í øllum tí sum eg havi upp á hjarta men tað sum er eisini haldi øgiliga viktigt at taka við tað er tað at í fall mann frá almennari síðu tekur innlánini út úr bankunum og setir tað inn á nakrar almennar kontoir so kemur tað at seta bankarnar í munandi verri støvi ímun til krøvini um kapitaldekning tað vil siga at bankin skal finna sær aðrar mátar aftur níggjur mátar at tjena pengar uppá og hvar skal hann fara annað enn til kundan ja tíðin hjá mær longu farin men eg má bara siga at mín niðurstøða er at hetta uppskotið er eg taki ikkiup á nakran máta undir við tí intensiónin er kanska
men avleiðingin hevði verið katastrofal spyrt tú meg takk fyri ja takk her eru nakra viðmerking
ar uni rasmussen ger so væl takk fyri ja eg hugsaði um hasa lønakontuna fyri mær so ið sum orðaskiftið hevur verið kann eg fyri stilla mær at hava hesa almennu lønakontuna í gjaldstovuni so verður hon faktiskt dýrari enn í í bankunum solei sum eg síggi tað men tað fer tað bara í skattin men tá kemur tað undir tað sum ingolfur s olsen var inni á at so verður lønin ikki skalað tí tá er tað bara farið av frammanundan í skattinum men eg rokni við at mann kemur at betala meir og tá mann snakkar um gjøld so er tað ein øgiliga stórur partur sum vit betala gjøld til landskassan vissussu vit taka mvg bara vit fara til handils so fara nógvir pengar í landskassan tað er eisini ein annar máti at fáa pengar inn í landskassan so á tann mátan er tað eisini ymiskt hvussu bankarnir gera so hetta er ikki so einkult við gudsumálum
skal skipa hesi tingini takk fyri
ja takk ruttvang ger sovæl takk fyri ein av upptstillarunum spurdi í áðni ein ein røðara um viðkomandi helt tað var rímiligt at bleiv bleiv álagt fólki at rinda fyri teir tænastur sum bankin veitti eg má siga eg skilti næstan ikki spurningin altso sjálvandi kemur onkur at rinda fyri tænastur sum verða gjørdar og tað er ein sovrn vanlig sosialistisk fatan ja men vit lata bara hini betala umvegis skattin tað betýðir ikki at tað eru ókeypis tað skal betalast fyrr ella seinni og so havi eg eisini hug at siga at nú kenni eg ikki allir bankarnar men hevði ta ein banka her í í grannalagnum betri bankin hann hevur opið frá tólv til fimtan hvønn einasta dag tað kostar einki at hava kontu í tí bankanum og tað ekrkostar einki at taka pengar út og eg veit ikki um mann ímyndar sær at tað almenna kann gera tað bíligari enn tað so eru tað aðrir peningastovnar sum taka pengar fyri at hava eina kontu men eg haldi
so vítt eg veit at tað er undantakið heldur enn reglin í føroyska peningastovnsheiminum so haldi hetta er at fyrikigla fólkið nakað sum ikki er ein ein reellu
tan veru leiki ja takk so er tað edva jacobsen gersovæl takk fyri frú forkvinna tá mann kemur inn eftir at tú velur vankar frá og tú skalt hava lønarkontuna í einum innan fyrði almenn skskið tað kann vera í gjaldsstovuni hvat metir ruttvang um attað kann vera kanska ein avbjóðandi hjá hjá einum kanska vanligum kunda sum hevur brúk fyri ymiskum tænastum hvussu hann skal fáa veittær tær tænasturnar tá ið hann hevur peningaikki hevur peningastovn til sínar lønarkontu ella metir mann tað kanska at gjaldsonin skal fara yvir til ati vera eisini landveitandi ella geva kort og og hvussu hvussu hvussu skal hetta
kipast takk fyri frú forkvinna
ja takk frá tvangum ger so væl takk fyri ja akkurát hetta hevur við kortpartinum sum er øgiliga sentralt í dag sum vit brúka hvønn tann evi einasta dag tað er jú eitt felag sum eitur netts sum sum ikki hann gongur danskt longur tað er selt til eg minnist ikki um tær amerikanar ella hvat tað var tað er tey sum standa fyri øllum kortpartinum og tað tænasturnar rindar bankin so eisini fyri eg veit ikki um bankin so eisini tekur sær vinning altso at tað ikki bara taka fyri gjaldið tað tað veit eg ikki men bankin rindar eisini víðari og altso tað er viktig fyri meg at siga at eg haldi sjálvandi tað vil eg eisini geva uppskotsstillarum púra rætt í at sjálvandi skulu vit viðgera bankar í okkara samfelag sum eru so grundleggjandi og sum søguliga hava havt vissar katastrofer fyri alt samfelagið seinast í fíggjarkreppuni so sjálvandi skulu vit ikki vera bangin at seta krøv til bankarnir og tá má eg so eisini siga at eg trúgvi ikki at tað eru nøkur onnur breinsha í hesari verð sum vit seta strangari krøv til enn júst
teningastovnsvirksemi takk fyri ja takk næstur at røða er sirið stenberg
ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg skal bara takka fyri eitti gott og lívligt orðaskifti hetta er eitt prinsipielt mál og tað er deildar meiningar um tað tað vildi so vera eg hevði tó vónað at borgararnir áttu ta størstu verjurøðuna ella at hon hvussur gekk fram um tað hjá peningastovnunum men tað gjørdi hon so ikki nú fer uppskotið í fíggjarnevndina og eg hopi at og rokni eisini við at vra gjørdar nógvar hoyringar taðhevð til dømis verið áhugavert at fingið eitt yvirlit yvir øll tey gjøldini sum eru um mann kundi prøva lagt tað saman og sett hvat tað petýddi tdømis fyri at manligan løndtakara í eitt ár at altso hvat er í mann í veruleikanum betalir tað tað var so bara ein viðmerking til til tað uppskotið skal síggja sum ein roynd eitt er at fáa sjálvandi kjak um peningastovnsvirksemið að haldi er neyðugt men tað skal eisini síggja sum ein roynd at mann eisini ger vart við sína ónøgd og vísir á at tað tað er farin ein órímiligheit fram sum bara pá einanan máta hevur tikið stik á seg eg haldi tænastustøðið pp á nógvar mátar er lekkað og gjaldgildini eru hekkaði og eg haldi at vissu vissu okur her inni í løgtinginum ikki kunna tala at og royna at gera nakað við tað so er tað eingin sum kann so tað er einkin annars sum kann gera nakað við tað og so verður tað verður tað reist ein røða av spurningunum um hvussu mann skal gera hetta her og so víðari og so kemur mann inn á ja men skal gjaldsstovan sita og og út til at vera kort gjaldskort fleiri av teimum sum sita her inni í dag hava kanska verið við til at samtykt at okur hava einki við at fara at gera í føroyum okur hava langjan í verðini latið alt tað sum hevur við ktskipanirnar hjá peningastovnunum av landinum og tað kann gott vera eg skal ikki kunna siga hvat tú spart men eg kann gotsur siga hvat tú kosta tað liggja eisini útrokningar upp á tað tað liggja eisini útrokningar upp á hvussu nógv førleikagevandi sturmann hevur mist og hvussu stórir vinna teð í veruleikanum er í dag har mánn bara hv lata fara á hondum tí bankarnir hava pær definitiónin altíð rætt so eðis ar tað blíva eisini her inni men men eg haldi at at ati tey kjakini sum eru neyðug og sum har mann sigur sína meining eisini um bankavirksemið tey mangla og hesir stóru bankapakkarnir tr tær flúgva bara ígjøgnum og tað er eisini nakað um tað at tá ið mann ikki hevur fult raði sjálvur sum mann hevur á fíggjareftirlitinum og øllum tí so hevur mann heldur ikki altíð fult innlit tí mann hevur ikki ábyrgd og tá hevur mann heldur ikki altíð fulla vitan so at vissi okur vilja gera nakað við hetta her so eigur okur hvørfall at hava ræði á bankanum sjálvi osjálvandi skal mann hava krøv soleiðis at mann tryggjar eisini tað at mann eisini hevur sterkar bankar tír a ikki har eg eri og so skulu mann arbeiða fyri at fingið hetsa her ktskipanirnar heim aftur og so skal mann arbeiða fyri at verja borgarinum
tað er ikki longri enn tað takk fyri ja takk
her eru nakrar viðmerkingar edva jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna slett ikki savnið røðan um at mann ikki hevur tosað um borgarin inni her í hesum røðuni sum hava verið men mann hoyrir kanska akkurát tað sum mann vil hoyra og tá ið mann nevnir nakað við at hava konturnar í peningastovuni so verður tað tikið sum um at mann verðir bankarnar tað eru so ótrúliga nógvar støður sum vanliga ganska vanligir kundar alt slags kundar koma út fyri hvar mann hevur brúk fyri eini tænastu og eg havi bara spurt inn til skal tann tænasta veitast av gjaldstovuni tað má vera onkur tankar aftan fyri tær tí vanligur borgari betalur ikki fyri sína lønakontu mann má eisini seta tingin í perspektiv nógv standa ofta og hava rættiliga nógvar fundir við bankar tí tað ikki koyrir so lætt sum tað skal tey mugu eisini verjast
takk fyri
frú forkvinnur ja takk sigur stevn berger so væl takk fyri frú forkvinna alt tað sum hevur við vanlig bankalán og hvørt tað sínum at gera tað hava fólk í peningastovnunum har sum tey nú hava valt at hava sínulán tað broytir hetta her uppskotið einki uppá so sjálvandi fáa tey tað ráðgeving sum tey hava fyri neyðini í peningastovnunum hetta broytir upp á at mann vil geva eitt alternativ til at fáa ein ein máta tú kann fáa tína løn inn har tú ikki skalt betala í til sítt gjøldini tað er tað sum tað snýr seg um so at sjálvandi skulu fólk brúka peningastovnan til tað sum tey ellars hava brúkað
bug fyri tað er tað klárt takk fyri
ja takk uni rasmussen ger so væl takk fyri ja eg haldi tað er fínt at eitt sárt uppskot kemur fram so at kjakið verður um hetta er men tað at mann ikki verjur borgarin í røðunum ella tí sum kemur fram tað haldi eg forgerst eg meini at eitt sárt uppskot sum hettar tað er dýrari fyri borgarin soleiðis sum uppskot sær út eg dugi ikki at síggja at hetta er á nakran máta blívur bíligari hjá borgarum við akkurát hesum uppskotum
takk fyri
ja takk syðurstevverk ger so væl takk fyri frá forkvinna ja eg haldi tað er gott at at og neyðugt eisini at kjakast og tað er kanska heldur ikki fyrr enn mann fer nakrar ósemjur á borðið at tingini kunna flyta seg við seg øll eru so eviga samd um alt tað sær mann í hvørt fall altíð her inni at tó er tað truplast at fáa nakað gjørt og um tað er dýrari ella bíligari tað er væl eisini nakað sum nevndin fer at greina og fer at koma aftur við einum áliti og vísa okkum á okra gudsur lagt upp til at hann skal blíva bíligari fyri borgaran tað er tað sum er á intenstjólinum við uppskotinum men tað er eitt uppskot til samtyktar og eg kann ikki út frá at fíggjarar hendir gera eitt
at arbeiða í mun til tað takk fyri ja takk so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið til hetta málið orðaskiftið er endað og málið verður beint í fíggjarnevndina so fara vit undir punkt tvey á dagsskránni fyrstu viðgerð av løgtingsmálið hundrað og nítjan tjúgu tjúgu uppskot til løgtingslóg í broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan skeið í fyrstu hjálp og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin heðin zachariasen fyri javnaðarflokkin johannes joensen fyri sambandsflokkin edva jakobsen fyri tjóðveldið sigur steinberg fyri miðflokkin stefan kleinfólsen og fyri framsøk brutt vang og fyrstur á røða er heðin zachariasen
sambandi við løgtsmál um broyting í løgslóg um fólkaskúla og tað er í sambandi við fyrstuhjálp til ella í grein eitt stendur stendur í sambandi við lógina sum er farin í men vísir á nøkur árstøl og tað seinasta í tíð er frá sjeynda mai í tvey túsund og nítjan og í hesum her sambandinum er so tað sum í grein tvey ella paragraf tvey stendur at henda løgslógi kemur í gildi fyrsta august tvey túsund og einongtjúgu og teir almennu viðmerkingarnar til uppskotið sigur at stórur partur av gerandisdegni hjá umleið sjey túsund fólkaskúlanæmingum og sjey hundrað fólkaskúlalæraram eru í felagsskapi í skúlanum og í tí sambandinum vil mann so innaltso innføra ati ella uppskotsstillararnir mæla til at ein ávegis at ávegis mál verða sett fyri triðja sætta og níggjunda flokk tá næmingarnir eru lignir í fólkaskúlanum og hevur hann eitt skeið og hollað vitan í fyrstu hjálp ø vistuman hyggur eftir uppskotnum og tað innihaldinum í uppskotinum so er so er eingin ivi um at tað at at tað eru møguleikar fyri fyrstuhjálp í í í føroyum runt um í í landinum og í hesum førinum vísir mann so á skúlarnar tað er eingin ivi um at tað er nakað sum er er eitt gott tiltak og mann kann eisini siga at tað er øgiliga nógv broytt á tí økinum nógvu árini hvar ið vit síggja at til dømis táið ið mann tekur koyrikort og annað so er tað líkasum eitt krav í samband við tað og tá ið tú fært nýggjasta koyrikortið aftur so er tað eisini ein partur av tíð fært tú aftur nógvar atur tíðina so var tað slett ikki ein partur av tí at kunna taka til dømis koyrikort og annað vit síggja eisini at at tá ið mann e komið til til mans hvar ið fólk skula til so er tað oftani ein partur av skeiðnum tað at tú lærir fyrstuhjálp og hetta her við hjartastarstarnum ogsuvíðari og vit síggja eisini e øgiliga stóra broyting farna fram runt um í føroyum hvar ið kommunurnir hava sett upp hjartastarar soleiðisnar at tú hevur møguleika til at

og mann hevur eisini lært nøkur ting til dømis at atí dag stendur tað nógv meira úti enn tað fyrr gjørdi eg havi verið við til í onkrum førum hvar ið tað varð brúk fyri tí og innan fyri tað lítla umráðið varð tað fýra hjartastartarar sum allir vórðu lastir inni og hvar ikki feks fatur á á á hjartastartaranum og dagin eftir bleiv tað so broytt aso líkasum so mikið nógv er tað broytt soleiðisnar at mann er blivið nógv meira bevístur í so máta hetta uppskotið gongur út uppá at mann byrjar at fyrireika heta her í skúlunum og mann tosar um triðja sætta níggjunda flokk og í sær sjálvum er tað sikkurt eitt fínt hugskot og sjávandi fyre tú lærir skjótari tú kemur inn at læra eitt ting skjótari lærir tú tað ella fyrr tú kemur inn skjótari lærir tú tað men sum stendur eisini í uppskotinum tað at ta her hevur ongar fíggjarligar avleiðingar tað eri eg nú ikki samdur í tí at sum tað eisini verður víst í uppskotinum so vísir mann á ella hevur mann í uppskotinum skrivað at mann mælir til at útbúgva fimtan lærarar sum so kunnu blíva partur av hesum her og sum so kunna ferðast runt í landinum fyri at geva hesa undirvísingina tað av sæ sjálvum er sikkurt fínt men tað var eingin ivi um at tað kostar eisini pening amboðini til hetta her er eisini ein partur av tí fyri at kunna gera hetta og og geva ta røttu undirvísingina so at tað er væl eisini ein ein partur av men sum so sum sagt tað ertað er so tann eini parturin av tí og eg haldi eisini summi eg haldi hetta eisini verið var uppi tá ið ungdómstingið varð var fyri seinast ella naseinast hvar ið mann líkasum kom við hesum partinum altso vit hava í dag hetta økið býtt upp soleiðisnar at vit hava tilbúgvingarøki tað var nemliga fyri í løgtinginum í gjár og tað liggur líkasum út hjá kommununum og eg trúgvi at tað er eisini nakað sum mann kundi bygt víðari uppá so hava vit eisini aðra felagsskapr sum reyða kross og sum eisini e farin at seta fokus á tann partin við at hoyra fólk sum sum hjálpa ella rætta fólki í sambandi við atvanlukkur henda og tað haldi eg eisini er øgiliga gott tí tað er eisini við til at seta fokus á hendan partin við tað at tú flytur t inn í skúlarnar tað er so nakað sum hann oftani hevur hevur tosað um hetta her við at vit hava øgiliga vita er øeiliga skjót fyri at tosað um at vissi eitt ella annað er so skal tað byrja í skúlunum og alt gott um tað men tað er var leingin ivi um at so skalt tú eisini hava meira arbeiðsorku inn í skúlarnar og tað krevur eisini meira teimum sum eru í skúlunum men út frá tí sjálvandi er tað eisini nokk so forstáiligt tí at tað er væl har í líkasum ið tú fært fatur á teimum ungu og har kanst tú so skipa tað eg veit ikki um eg havi so stórar meiningar akkurát um hvat fyri ávirkan tað hevur í skúlanum uttan soleiðisnar at tað er væl ein orka skal setast av og eg trúgvi eisini at tú skalt hava sum uppskot esin sigur tú skalt hava onnur fólk inn til at at gera hendan partin og hava ta undirvísingina sum skal til fyri at fáa ta røttu undirvísingina tí tað er væl eisini øgiliga umráðandi at tey sum fáa undirvísing og og lærdómim í hesun her fáa ta fáa ta røttu undirvísingina soleiðisnar at mann ger tað rætt men frú forkvina tað er sum hevur veri inni á áðrenn altso vit hava júst skúlarnar vit hava jú tilbúgvingarnar hjá kommununum og vit hava til dømis kvøldskúlar og tað kundi so eisini verið ein partur av tí men sum sagt uppskotið leggur upp til hetta her startar í skúlanum og í sær sjálvum er tað sikkurta fínt hugskot menog kanska eisini út frá tí at tað hevur verið uppi áí tinginum og líkasum tað er komið frá man kanan siga grasrótuna upp á tann mátan so tey síggja sjálvandi eisini hetta fyri sær og út frá tí er tað absolutt positivt eingin ivi um tað

øsjávandi hetta málið kemur so í nevndina og tað fara vit at geva í í nevndini fara vit at geva tær eitt eina góða viðgerð og vit fara eisini at biðja teir neyðu partarnir koma inn og har sígga eisini fyri mær at at lærararnir ella felagið hjá læraranum kemur at verða tikin inn í hesum her førunum her og kanska eisini onnur sum undirvísa í í í fyrstu hjálp so frú forkvina hetta her skal fáa eina góða viðgerð í nevndini og tað er
og tað síggja vit so fram til takk fyri takk har var ein
viðmerking siri stenberg ger so væl takk fyri frú forkvinna ja hetta het er eitt ynski frá teimum ungu sjálvu og eg gangi út frá at at nevndin eisini hyggur eftir tí at allarhelst hevur tað eisini onkran kostnað við sær tað er bara truplt tað var trupult at seta akkurátsum á hvat ið tað var og sjálvandi er tað eisini tað praktisk í tí hvussu mann kann fáa tað skipað í eitt skúlaár men hetta er so deilt yvir fleiri ár kann man siga gjøgnum fleiri klassatrin soleiðis at tað ikki liggur í einari puljusu fyri at kanska at at gera tað lættari fyri fyri skúla
skúlaverkið eisini kunnu skipa tað takk fyri
jja takk fyri viðmerkingina og tað eri faktiskt eisini samdur í ati og sum tað eisini sendir í uppskotinum mann tosar her um triðja sætta og níggjunda og eisini tann fíggjarliga partin fara vit sjálvandi eisini at hyggja eftir og fáa kannað soleiðinar vi til viðgerðin aðru aðru viðgerð av málinum og eisini síggja hvat ið tað endaliga inn ber bæði í sambandi við undirvísingaramboð fígging og ikki minst tey sum
at gera hetta arbeiðið takk fyri ja takk næstur at røða er jóhannes joensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna her fyri liggu eta uppskot frá sigur stenberg og hervør polsdóttir vegna tjóðveldið um at ger eina lóg ella broyta løgtingslógina soleiðis um fólkaskúlani at skeiði í fyrstuhjálp verður ein partur av námsætlanini og til tað at siga so kann mann siga beinanvegin at tað er vit í javnaðarflokkin tka taka undir við tí men við fyrivaruni tí sjálvandi jú fyrri tú læri fyrstuhjálp jú betri ert tú førur fyri at hjálpa tær sjónu og øðrum og fyrstuhjálp er altíð gott at duga øll menniskjur øll fólk burdu duga fyrstuhjálp tað fyribyrgir nógvum vandum og skæðum og sjúkum varandi sjúkum so tað er eitt gott eygamál at at hava og sjálvandi er tað týdningarmikið at fáa st tíðiga inn sum gjørligt tá tað er sagt so eru fleiri skipanir í dag í skúlanum og í ymiskum skúlum og í tilbúgvingin hjá kommununum reyðikross og skipafyri skeiðum og fleiri onnur eisini tað er rætiliga koyrt síðani at mann hevur fingið fleiri undirvísarar gjøgnum reyða kross inni í skúlaverkið sum so ferðast runt í skúlum í føroyum og undirvísa bæði lærarum starvsfólkum á skúlunum og næmingum í fyrstuhjálp og vist e sul t taka tað royndir sum eg havi við mínum øki so hava tað havt fyrstu hjálp í framhaldsteinu tíggjunda flokkunum øll árini í ítrótti og aðrum øðrum lærugreinum líkasum eitt ein sovorð síðuleypandi skeið og so evman havt fyri starvsfólkum og tað var eisini kravt nú tá mann skuldi hava svimjilærarprógv og svimjilærarnar allir skulu hava fyrstuhjálp og starvsfólk annars á skúlunum hava tey flestu fingið fyrstuhjálparskeið bjóðað og tað eru undirvísari bæði uttanífrá koma aðrastaðni frá har vestur er tað flogvøllin sum hara eina tilbúgving har var ein sum hevur verið havt undirvísing í skúlanum og so hava vit ein undirvísara sum er útbúgvin nú tí útbúgvinginum fyrigongurniðr í danmark so at vit hava fleiri eisini sum sum gera tað í dag men sjálvandi hevur mann hava tað skipa sum tað fer inn í skúlan og er fastur táttur í skúlanum tað kann vera skilagott men so mást mann má mann so broyta námsætlanirnar ella hvussu tilskilar tað skal í onkrar námsætlan tað kundi verið ítróttur tað kundi verið lívfrøi men tá mann so koyri nakað í eina námsætlan vit hava akkurát eitt annað uppskot har vit skulu endurskoða námsætlanirnar og lærugreinarnar og lærugrein a býti og skúla dagin so tá ið hetta skal inn so skal skal okkurt annað út tí vit kunnu ikki hava fleiri førleikamál tí vit nóa ikki tey sum eru í dag so hetta kundi verið partur av einum førleikamáli sum vónandi fer eisini at gera taðat vit fara endurskoðað nógv av hesum námsætlanum so tað verða førleikamál og neyvari førleikamál tað hevur ofta verið trupulleiki tað er so nógv tú skalt ígjøgnum og oftani nært tú ikki alt og tú skalt skunda tæð tí tú kanst ikki fara í dyptina við evnunum tá ið man hygar eftir fyrstu hjálp so so er tað soleiðis at mann hevr akkurát til dømis í vágunum erhevur mann lanserað eina app renn fyri lívið sum er ein app sum tilbúgvingin ella og á bjargingarfelag hevur staðið fyri og um mann hevur fingið tað runt nógvastaðn føroyum í klaksvíkin o eysturoynni aðrastaðni og tað er eisini ein veður at royna at fáa fleiri til at taka fyrstuhjálp og vera fyrstu hjálparar sum má melda seg til sum eisini ger eitt fyribyrgjandi arbeiði so hetta her kundu kur eisini ver tí jú fleiri tú fært útbúgving til fyrstuhjálparar jú fleiri kunnu melda seg til ta appina at vera hjálparar í tí sum eitur renn fyri lívið so hetta hetta pakkar og tað at ungdómurin sær týdningin nevndi onkur ungdómstingi eðins akariasen nevndi tað og tað er sjálvandi tey síggja sjálvandi eisini at hetta er ein góður møguleiki til at fáa eisini næmingar til at fáa fyrstuhjálp og kunna hjálpa vørjum øðrum øítróttafeløgini eru eisini ein stórur partur av fyrstuhjálpararbeiðinum tey umgangas nógv fólk og skótar og onnur øll hesi her sum sum sum eru í einum felags arbeiði hava tørv á at hava og duga fyrstuhjálp so eg vil siga altíð alt kan mann iga at mn an kk ver ósamd við hesin her hetta er nakað sum vit øll burdu staðið samanum so er tað hvussu mann skal skipa tað tí í uppskotinum stendur tað at tað skulu vera fimtan undirvísarar runt føroyar og í dag meini eg mann hevur útbúgvið reyðkrossir hevur útbúgvin fyri tveirmum árum síðan trý fólk eru hvussu uru tríggjar lærarar sum so ferðast runt millum skúlar tað er sjálvandi for lítið men visi man kal hava fimtan undirvísarar so kostar teir pengar og tað stendur her at tað skal av verandi jfíggjarætlaninihjá skúlanum og tað ber slet ikki tað kann ein gvør hvør skilja so viss ið hetta skal setast í verk í skúlaverkinum so mugu pengar játtast til júst hetta tað er einki at taka feila so vit sit skulu hava fyrstu hjálp nú stendur triði satti níggjuhunda flokkur her kanska er tað at skjóta kanska kanska ein ella tveir árgangir kundi verið skilagott leypandi nøkur ár ímillum men vistiman skal gera tain so má mann játta pengar til at fáa tað sett í verk og fáa fólk til atundirvíst í hesum her og at læra fólk at undirvísa inna fyrstuhjálp og so er tað tíðin tí ein fyrstuhjálparskeið tekur tólv tímar hvussu er tað tað lítla skeiðið so er tað størri skeið sum taka tjúgu og meira men tá tekur tólv tímar tólv tímar tað er sirka tveir dagar unni skar dagar so tá tað skal mann eisini tilskila sær at tað skal í pensa umpp á onkran máta ella í virksemsætlanina soleiðis at lærarog flokkar hava tíð til at gera tað og taka sær tíð av til at

sum sagt so taka vit undir við at børn eisini fáa møguleikar at læra fyrstuhjálp eins og vaksin innan fyri all øll økir ikki bara enna skúlaøki men men øll økir og fyrstuhjálparskeið skulu jú eisini endurnýggjast tað er ein stutt tíð so heldur að ikki longur so skalt tú endurnýggja skeiðið so so fyrstuhjálparprógvi skal tú fært eitt prógv tað skal endurnýggjast eg mminn ikki um tað tíðunda hvørt ár men men í øllum førum tað skal endurnýggjast so hetta er nakað sum má vera kontinøruligt halda áfram

og skúlaleiðarum kommunum øðrum tilbúgving til hoyringar so fær man at vita hvussu mann kundi hugsa sær at at at gjørt hesi tingini

at í dag tekur mann eisini ymiskymisk tú tekur prullkoyrikort og tað tekur annað í skúlanum sum eisini er tengt at fyrstu hjálmi so tað er anna upp á hvussu tú skipar tað tað er nógvir mátar á skipa tingini uppá og tað eru fleiri skúlar sum hava eina skipan frammanundan sum man eisini læra teimum skipanum um tað er nakað sum mann skal halda áfram við eitt eftir sálarlig fyrstuhjálp men tað er kanska ikki nakað tað er kanska meiri kreppuhjálp ella men tað eru ymisk sløg av fystuhjálpi so eg haldi reyðir krossir og tilbúgvingin sum er í hesum ymiskum hosium má vera við eisini í hesum her sum mann hoyrir tey tí tey hava roynd ir økinum altíð alt kan mann siga a hetta er ein eitteitt uppskot sum vit taka undir við vistu ið pengar fylgja við tavil siga at mann hevur

og at mann í samráð við skúlarnum finnur útav hvat skal út ella hvussu skal mann eyðmerkja hvørj lærugrein tær leggjast undir

skilagott men fígging og eyðmerking hvussu mann ger
eg titýdningarmikið takk fyri ja takk næsta røða er edva jacobsen
úfor sum tað longu sagt so hava vit til viðgerðar eitt mál um at veita skeið í fyrstu hjálp inn á fólkaskúla hetta verður mett at verða í samsvari við arbeiðsumhvørvi skúlanum har lagt verður upp til atið eitt heiltsi betur og tryggari umhvørvi stendur sum innleiðing í uppskotinum o upskul stillarin mæla eisini til ávegis at mann ávegis setir byggitað upp í í frá triðja til níggjunda flokk tað vil siga mann hevur nakað í triðja flokki nakað sætta og nakað níggjunda tá næmingurin som eru liðugur við fólkaskúlan so hevur honn eina holla vitan í skeið um fyrstuhjálp og so stendur eisini nakað um hvussu mann ger sær nakrar tankar um hvussu hettað kann vera tað stendur ati mælt berður til at uttanríksmentamálaráðið skipar fyri at fimtan lærarar kring landið verða instruktørar í hesum her og teir skulu lærast upp og og ferðast sunt oyggjarnar umsita førleikar hjá næmingum og lærarin í fyrstu hjálp skulu vit til at byggja upp og vital at at læra av sær skúlin skal so líðandi standa fyri virkseminum og menna virksemið á staðnum uttanríkis og mentanamárráðið skal eisini skipa fyri at ætlan at ein námsætlan verður gjørd hvar summi rúmar hesum endamáli og innihaldi eisini skal mann greina í hvørjum aldri hesi ymisku tættirnir skulu vera hvat skal mann hava triðja hvat skal mann hava sætta og hvat skal mann leggja denta í níggjunda flokki tað eur eisini verður sagt inni her í dag at mann hevur havt hetta málið fram á ungdómstingi tey hava tey hava nevnt hetta her og tað er sikkurt tíð og púra sikurt eisini tí at tey føla hetta her sum ati at hetta er gott at hava eisini hevur mælt til at tikið verður í samstarv við hetta skal sjálvandi útbúnaður úti í allar skúlarnar visti mann skal arbeiða við hesum her og í í hvørjum hvørjum skúla í landinum og har leggur mann upp til at mann møguligt tosa við betri trygging og trygd fyri at veita útgerð og annan útbúðina til skeiðið men tað er tað er so sjálvandi tann vinkulin sum er at tey kanska eisini sum tryggingarfeløg er áhugaði í at mann lærir av sær innan hetta øki tað hevur mett at tað og tað sum eg so komi til nú tað er tað sum kanska undrar lítiðsindur og tað stendir her ati mann metir ikki at tað hevur stórvegis fíggjarligar avleiðingar og kann haldast innan fyri verandi játtan hetta skurrar í mínum oyrum í forhold til verandi uppskot tí frá fyrsta so metir mann at mann kann taka fimtan lærarar út úr skipanini undirvísa teir til at vera instruktørar so skulu hesir lærarar reisa runt alt føroya land og læra av sær tað vil siga at teir skulu fara út úr skúlum og hava hesa her spesifikku uppgávuna inni á skúlum og læra næmingar í triðja sættaog níggjunda flokki mistfórsamdiki eg haldi tað at at tað við fyrstuhjálp er týdningarmikið vist vit taka tað seperat so er tað týdningarmikið men eg haldi ikki at mann kann akkurát sum bara siga tað at hetta her hetta her hetta kemu ikkiat kosta nakað alt hevur sín prís taeisini tosað nógv um tey fyrra uppskotinum vit hava havt og onkurstaðni skal tað fáast inn í skipanina og tá ið mann so tosar um her at mann skal fáa uttanríkismentamálaráð ið gera eina nýggja námsætlan hvar tú skalt fáa fyrstuhjálp inn í fleiri aldrsbólkar so vildi eg sagt at vit vit eru ótrúliga pressaðav systemi innan fyri skúlaøki tað er eingin mann merkir ikki at tað er luft í systeminum vit hava ótrúliga nógvar næmingar sum virkuliga eru spergdir sum ikki følað tað at mann rúmarst innan fyri verandi karmar ikki føla at tey kunnu fáa akkurát sum tað hjálp og tað tað lytt sum skal til fyri at tey bara skulu klára at fylgja einar vanligar undirvísing og vit tosa nógv um á skúlum erfyri øll ja hvat er tað e t bara hsænr spurningar sum eg geri mær tí mann sigur tað at fyrstu hjálp ja o tað otað kann bara vera innan fyri verandi ætlan og vit hava tosað so nógv um hvat rúmast innan fyri at verða verandi ætlan tað ótrúliga nógvir næmingar sum eru spergdir og ikki føla at at tað ordiliga er luft í systeminum í verandi ætlan til at tey kanska kunnu fáa tann lærdóm sum tey sum tey skulu brúka har er samd við joans joensen í at so so so má man líkasum hava boð upp á hvat heldur mann tur onkur fak sum mann ikki bløðist at hava í fólkaskúlanum ella sum mann kanska hevur minni av onkran tíma minni fær man t flætta tað inn í eitt annað fak kann mann rúma at hetta kemur afturat í einum faki rúma er tað er tað allir næmingar sum hava líkasum følað at seg hava rúmd fyri hesum her ella kemur tú at taka burtur av øðrum lærdógum hetta er ordiliga nógvir spurningar haldi eg sum eru áhugaverdir

skuldu teir hava nakrar eyka tímar tá tað sum eg kom inn á ella skal mann taka naka vekk av tí sum tey hava í dag mann hoyrir sera nógv um hvussu pressar av fólkaskúlanum er og at veikir næmingar dettarnir ímillum tað hoyra vit virkuliga um til dagligt næmingar sum ikki føla tey megna skúlagongdina soleiðisum hon er samansett í dag og megna tey at tað kemur nakað eyka líka so gott sum tað er at hava fyrstuhjálp líka nógv má má set spurningar hvat megna okkara børn og visti mann visti mann ger hetta her so skal mann eisini vera viligur til ella mann hevur eisini tosað um at mann skal lækka tímatali tað er sær nógvir ymiskar meiningar tí man heldur kanska børnini ganga kanska í meira lagi s skúla summi tí tað er so ymiskt sum næmingar eru fyri tað einasta sum er tvvissi visi tað ger mann sigur tað vist tað fær tað taðn mótsatta vegin hjá nøkrum næmingum sum kanska megna illa í dag og fara megna enn ov verri so er tað virkuliga nakað sum er alvorligt bara at setta í verk men tað er bara tað at akkurát til tað so má mann kanska siga tað ókey so má mann hava eyka resursur inn og hvat kostar eg haldi at at tankin í uppskotinum er ordiliga góður at ongan iva verður um tað tað er fantastiskt tá mann sær hesar sendingarnar um hvussu mann kann veita skjóta hjálp at tað kanska liggur í rúgmaranum hjá fólki hvussu mann veitir eina hjálp visti mann kemur í visti mann er uttan fyiskúlagott ella er mann sigur í tí almenna rúminum og mann møtir einari avbjóðing illa tað kann vera ískúlanum hvar ein av av næmingunum sum hann eg saman við far eitt eitt einfalla ein ella øðrum slag ella okkurt hendir at børn eru ílatin til at vita hvussu tey skulu fyrihalda seg til í teimum støðunum men hetta uppskotið tað stendur so fáa gildi frá nú tá ið summarferð hann fer halla og børninum sskúla aftur sambandsflokkurin og eg sum eru í nevndini skal geva tígein gjøllaviðgerð eingin ivi um tað soleiðis at allir allir smmansigir plaga at siga allir steinar verða vendir í hesum máli men føli meg ikki so vit hava sagt vit hava tosað um í í samgonguskjalinum at vit skulu fara at endirhyggja skúlaætlanir og tí kann mann hyggja kann hetta vera ein partur av tí kann tað rúmast tá mann kanska hevur fimleikar ella svimjing eg veit tað ikki eg hugsi bara tá eg hugsi resursur til fimtan lærara sum kunnu taka sær av nøkrum eyka hvat kundi tað ikki gjørt vi fimtan lærara vórð frígivnir til at taka sær av teimum næmingum sum sum hava tað trupult sum hava eina trupula málmenning sum hava trupult v at fylgja við í faknum sum eru í dag tað tað vildi mann fólk sum vera ein fantastiskur resursur sum mann ongantíð evur funnið so e veit ikki um ann finnu tað til hetta her men akkurát sum tað at taka fimtan lærarar út tað tað ljóðar sum tað hevur ein ein kostnað við sær og hann er kanska ikki so lítil men altíð efti her koma vit so at venda í í í nevndini og mann tekur inn til hoyringar so so fær mann líkasum tað við hvussu hvussu hetta ka hanga saman men eingin ivi í akkurát tað at veita fyrstuhjálp og duga tað tað er fantastiskt men hvussu er tað í tí samlaðu heildini inn á fólkaskúlan hvat hevur á rúm fyri at veita eyka har og tað er nakrar spurningar sum vit fara at taka okkum av í nevndini takk fyri
frú forkvinna ja takk næsta røða er siri stenberg
takk fyri frú forkvinna og takk fyri góðar røður inn til víðari eg haldi at øll síggja akkurt sum endamálið í uppskotinum sum nakað gott søgan við hesum uppskotunum er tað at hetta her er eitt av teimum málunum sum varð lagt fram á ungdóstingunum seinast í tvey túsund og fimm tá begynti mann her at hava ungdósting annaðog tað hevur so verið annaðhvørt ár har framhaldsdeildin kann vera her inni og viðgera mál og endamálið er sjálvandi at hava ein virknan ungdóm sum eisini kann styrkja bæði vitan og luttøku í fólkaræðinum og hetta er so eitt av teimum uppskotunum sum varð varð lagt fram seinast av einum bólki av næmingum og tað finguð tað samtykt og tað r nokk so áhugavert tað hava jú verið gjøgnum somu viðgerð sum okur fara fara nú bæði við altso mán ger upp á akkurá sama máta við landsstýrisfólkum og alt annað so tað er nokk so áhugavert at vita hvørja lagnidað ferð hesi ferð tí at tað er tey somu fólkini sum koma at viðgera tað nú í landsstýrinum men ja okur hava ikki broytt nakað uppá uppskotið okur hava tikið tað akkurát soleiði sum tað lá og tað er sjálvandi fyri ella ívirðing fyri teimum ungu sum hava lagt eitt stórt arbeiði í dað stórur partur av gerandisdegnum hjá á leið sjey túsund fólkaskúlanæmingum og umleið sjey hundrað fólkaskúlalærarin er í felagsskapi í skúlunum okur halda tað vera neyðugt at fyrstuhjálparskeið verður kravt undirvísingarevni í skúlanum hetta meta okur eisini eru samsvar við arbeiðsumhvørvivið skúlunum har lagt verður upp til heilsubetri og tryggari umhvørvi uppskotsetarin mælar til á ávegis mál verða sett fyri triðja setta og níggjunda flokk tá tá næmingurin er liðug í fólkaskúlan hevur hann eitt skeið og holla vitan í fyrstu hjálp so tað nakað sum gongur um tørnum somuleiðis mæla uppskotsetarin til at uttanríkismentamálaráðið skipar so fyri at fimtan lærarar úr øllum skúlaøkjum í føroyum verða útbúnir innstruktørar og hesir lærarar hava til til uppgávu at ferðast millum runta oyggjarnar og uppstika førleikar hjá lærarum og eisini hjá næmingum og skúlin skal so líðandi standa fyri virkseminum haldandi menna fyrstuhjálparskeið á staðnum til tess at fyribyrgja óynstum vandastøðum og uttanríkis mentamálaráði skal eisini skipa fyri at tað verurgjørda námsætlan sum greitt vísir endamál og innihald í hesum kravdiundirvísingargreinum og í námsætlanini skal eisini verða nærri útgreinað í hvørjum aldursflokkum ymiskar tætnar í fyrstahjálp verða avgreiddir eins og útgreinað verður í hvørjum vaviundirvísingin fer fram og so verður tað eisini mælt til at uttanríkisog mentamálaráðið tekur upp samstarv við tryggingarfeløgini betri trygging og trygd fyri at veita útgerð og annan útbúðina til skeiðini og tað verður mett at uppskotið ikki hevur stórvegis fíggjarligar avleiingar og kann haldast innan fyri játtanina á fíggjarlógini og hetta her er so taðer viðmerkingar sum tey ungi sjálvi hava til uppskotið og tað er so lýst soleiðis at verður tað samtykt so fer tað gildi frá fyrsta august og tað er fyri at fylgja skúlaárunum hetta er eitt av teimum uppskotunum okur eisini løgdu fram fyri eium ári síðan men tó iki aftur tí at korona kom om mann gjørdi ta semjana um at mann skuldi halda aftur við uppskotunum tá ið okur løgdu tað fram nú aftur so gjørdu okur okum sjálvandi eisini tankar um tað um mann átti at havt tað inni inni í uppskotinum at víðka tað til at tað eisini var sálarlig fyrstihjálp men tað hava okur faktiskt valt ikki at gera og tað er kanska serliga í virðing fyri næmingunum sum hava gjørt uppskotið og tað sær akkurát soleiðis út og kanska er tað eisini nakað sum hevði verið í fyrsta umfar best hóskandi at latið lærararnir fingu soleiðis at at teir at teir vóru betri rustaðir til tað tí tað er eingin ivi um at tað er eisini ein vaksandi tørvur á tí skúlaverkið er spert tá vita okum gott og eisini nøkur sum hava ført fram at at tað er trupult hjá nógvum at fáa hjálp og hetta skal sjálvandi ikki síggja sum nakað sum skal fara burturav tí sum sum er visti mannkan siga tað p á tann mátan men men kanska nakað sum kundi verið flettað inn í onnur fak og kanska kundi e akkurát teir næmingarnar sum kanska hava að eitt sindur trupult bókliga ha fingið eina stóra súkkse við at fingið eitt eitt fyrstuhjálpar bevís ella hvst han ú veitur tí kanska hevði tað verið nakað meira ítøkila sum mann kundi klára eg dugi ikki at svara upp á tað men sjálvandi skal mann vera varin við at lóggeva inn í skúlan og okur eru heldur ikki so avgjørd um akkurát hvussu hetta skal gerast og okur vita eisini gott at nakrir skúlar longu hava eina skipan har næmingar kunna fáa fyrstuhjálp fyrsta hjálp kann vera við til at bjarga lívið tað gevur førleikar og tað gevur vitan og tað eigur faktisk at vera grundvitan hjá okkum øllum og visu mann hyggur londuni rundan um okum so eru tað faktiskt longur begint at niður í barnagarðar at læra børnininøkur nokk so grundleggjandi ting í mun til vissu nú onkur vanlukka hendir hvat hvat hvussu tey kunna gera hvussu tey boða frá og alt tað so tað er nakað sum sum kemur fyrru fyrr í lívinum tað er væl bara gott ta tey seinnu árini hevur tað verið gjørt nógv eisini við skeiðum og uppsetingum av hjartastartarum sum fleiri hava verað inni á og eisini hetta her við førstri spóndarskeiðum sum hava verið kring allar oyggjarnar soleiðis at eisini okra útoyggjar eru rustaðar til at taka sær av eitt nú tí økta ferðastreyminum sum er út og eisini sjálvandi fyri tey sum búgva og som tað nýggjasta kann mann siga átakið er hetta her við renn fyri lívinum okur hava eisini reyða kross sum gera eitt stórt arbeiði sum eisini kann útbúgva altso sum eisini kann bjóða skeið og tað kann eisini gott vera at í staðin fyri at havt setti eykalerarar burturav at hetta kundi verið nakað sum varð gjørt í samstarv við reyða kross ttað tað kann gott vera men okur hava so bara valt at lata uppskotið síggja út akkurát sum tað sá út tá ið tey ungu fólkini løgdu tað fram og fingið tað samtykt og vóna sjálvandi at løgtingið fer at
lýrt tá ið ungdómstingið var takk fyri ja takk her er ein
viðmerking edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna akkurát tað sum sigurstemberg kemur inn á at tað eru næmingar sum sum ikki altso hvar sysein ikki kanska í gerandisdagnum følir so mann sigur so rík tí mann ikki maktar uppgávur og tað kundi sjávandi verið verið gleðiligt hjá hjá teimum persónum at kunna havt tann stoltleika at klára hetta her har har eri eg púra samd eg hugsi bara at tað er nú soleiðis at lívið krevur ofta nógv av okkum og vist tú situ við í kenslu kanska í nógvum tímum í tínum fólkaskúla at tú ikki megna lívið og og ta ikki í rúm fyri innan fíggjarætlanina at at fólkan taka hondina um teg so so kann tað ein avbjóðing við seg eitt slíkt skeið meira tekur frá tær enn gevur tí tað er kanska nógvar aðrar tímar hvar hvar tú kanska følir t at skúlin ikki rúmar tær so væl tað var tað var teir tankarnir sum eg hevði í í mínum í mínu
takk fyri forkveðuna
ja takk siristenberg gersovæltakk fyri frú forkvinna ja eg eri eg eri samd við edva jacobsen at tað eru næmingar sum hava tað trupult og hetta kundi kanska verið ein ein einsøk sæg kann man siga á vegnum men sjálvandieg haldi at generelt hava okura rættiliga góðan fólkaskúla men okur hava avbjóðingar og serliga við tað at tað er for trupult at fáa teir tímarnar til tá ið tað er onkur onkur børn sum hava onkran serligan tørv og tað er nakað sum løgtingið eisini átti atat staðið saman um at styrkt fólkaskúlan soleis at mann ikki koma út í ta støðuna tað kundi eisini gott veri tað vara heilt onnur ting sum skuldu til tað urikki vistu at klassarnir eiga at vera so stórir og sovíðari so tað er er avgjørt nakað sum okur eru við upp á mann mann hyggur eftir um skipanin vjá fólkaskúlunum kundi verið styrkt takk fyri
ja takk fyri tann næsta røða verður stað
klein poulsen ger sovæltakk frú forkvina vit viðgera løgtingsmál nummar hundrað og nítjan sum snýr seg um fyrstu hjálp í fólkaskúlanum og uppskotsstillararnir vísa millum annað á at tey halda tað er alneyðugt at fyrstuhjálparskeiðið verður kravt undirvísingarevni í skúlanum og at og tað inniber á triði flokkur sætti flokkur og níggjundu flokkur skuldu hava ávegis mál innan fyrstuhjálpog og og og tað krevur so at fimtan lærarar úti frá uppskotsstillaranum verða útbúnir instruktørar á skúlaøkinum og og og innan fyrstuhjálp frú forkvina egmátti hyggja í hesa greinina sum sum uppskotstitlarin ynskja at at seta fyrstuhjálp inn í og og har eru ting sum sum kvæmentan og føroyskur dansir sum fyrsta punkt so er tað ferðsla útbúgvingar og vinnulívskunning og heilsukunnleiki og seksual upplýsing og so stendur nakað um morgunsang at morgunsangur eiði vera partur av vanliga skúladegnum og so ynskir mann sum punkt fimm at seta fyrstuhjálp inn í hesa grein átta og mín fyrsti tanki var vvt vistu eg hugsi fyrst sum sum ein næmingur tað var at hava vit ikki havt nokk av fyrstuhjálp í fólkaskúlanum tíeg havi sjálvur gingið á fossánesi og har høvdu vit eitt skeið í sætta flokki so kom í skúla í klaksvík og eg haldi vit høvdu eitt skeið í tíggjunda flokki og so tey skuldu taka koyrikort so var aftur tá var ein lóg júst komin í gildi sum seti krav um at tú hevur fyrstu hjálparskeið æ sum kanska ikki sindur meir snikkað til til ferðsluna so eg havi sjálvur verið tríggjar ferðir ígjøgnum tað men eg spurdi so í morgun onkran annan um um um eg ikki øll ikki komi ígjøgnum hetta her og tá helt onkur at tað var øgiliga ymiskt frá skúla til skúla hvussu nógva fyrstu hjálp vit hava í fólkaskúlanum og við tí og huga so haldi eg so haldi eg at mann kanska hevur fatur í onkrum herbeint tí at hetta við fyrstu hjálp tað er eitt øgiliga umráðandi skeið at koma ígjøgnum og eg haldi áðrenn mann altso tá mann kemur til sítt fyrsta fyrstuhjálparskeið ovisu man ikki heur staðið í einari líknandi støðu so blívur mann veruligani fyrireikaður til til støðuna sjálvt um ma ikki m og kann man kann ongantíð fyrireika seg hundrað prosent til eina vanlukku men so tað ger nakað við ein tá mann kemur ígjøgnum sítt yrfyrsta fyrstu hjálparskeið og tí halda að e øgiliga umráðandi at at øll í øllum førum fáa eitt skeið um ikki annað og ohjá einum næmingi so er tað øgiliga spennandi hjá næmingini er tað bara spennandi at fáa eitt slíkt evni ella
skeið á breddan l er øgiliga nógvir smáir fundur í tingsalim beint nú steffan klein poulsen hevur orðið eg haldi vit skulu lata hann hava tað ger sovæl ja takk fri forkvina sum sagt tað er øgiliga spennandi hjá næmingunum at at sleppa at læra um fyrstuhjálparskeið og og serliga tað fyrsta skeiman kemur ígjøgnum tað ger nakað veruliga nakað við ein og eg trúgvi at tað er nógv børn sum elska at sleppa frá bøkunum og og sleppa a kava í eitt eitt sovorði skeið ogtað eisini øgilia øgiliga gott at at tað m fáa pragtiska læru og ikki bara bókliga læru og og sum fleiri avt vísta á so kemur hetta uppskotið eisini úr ungdómstinginum so kundi mann hugleigt víðari skuldu vit havt onnur skeið onkurella mín partamaður biljustinussen heru fleiri ferð víst á trygdarskeiðið sum sum mann fær møguleika at at taka í framhaldsdeildini skuldi tað eisini verið krav og eru tað nógv onnur ting men her haldi eg bara mann an ansa eftir at vit ikki fara at at smekka alt inn lógina sum vit halda øgiliga spennandi so vit halda at hetta burdu næmingrarnir duga tí at tað er jú avmarka tíð og orka í í skúlaverkinum og og og tað er so mítt næsta punkt ella mín næsti spurningur altso hava lærararnir ikki nokk av uppgávuma í dag htí hvat hvat siga lærararnir til at fáa hesa uppgávuna lagt á seg øfyri tað fyrsta so vísa tað at at triði flokkur sætti flokkur og níggjundu flokkur skulu hava ávegis mál tað er tað eru tríggir árgangir tat tað fer við nógvari tíð so er tað aftur at at fimtan lærarar skuldu vera útbúnir inn sruktørar og og eg undrist eins og og aðrir røðara á at at hetta ikki hevur ein fíggjarligan kostnað við sær men men syrustenberg nevndi so at at tað var ringt at meta um men men hetta kemur at kosta onkursvegna vist ikki beinleiðis jamen so verður tað óbeinleiðis kostnaður tí at so mugu lærararnir raðfesta øðrvísi innanfyri teir karmar teir hava vissi hvissi hetta verðu lagt afturat og eg haldi tað var áhugavert tað sum jóhans joensen var inni á skuldi mann kanska skipað hetta øðrvísi skuldi hað verið onkur annar enn lærararnir sum sum átók sær hesa uppgávuna við við fyrstu hjálp tí alt tað sum eg minnist so eru fólk komið úti frá inn at undirvísa um fyrstuhjálp og tað hevu ofta verið serliga dugnaligr fólk fólk sum ja sum sum a verðuð havt tilknýti til sjúkrahúsverkið og og hava v fólk sum typiskt koma fyrst til fram til vanlukkur og og annað sum ja hava upplivað tað í praksis og tað haldi eg ver øgiliga áhugavert eisini at hoyra tær søgurnar altso at tað ikki bara er teori men tað er onkur sum sum hevur arbeitt við hesum her og tar kan mann seta spurning við um lærararnir hava líka nógv faring við hesum her tað kann vera onkur í onkrum førum at lærararnir hava upplivað slíkt so eg halditað er øgilia umráðandi at vit ikki bara blaka alt møguligt inn fyri ella álærararnir og inn í skúlaverkið eg haldi tú mugur vera ræðuliga umhugsin tá ið vit leggja afturat teimum mongu uppgávuni sum lærararnir longu hava í dag men tá tað er sagt so haldi eg fyrstu hjálp er eitt øgiliga umráðandi skeið og tað tað fekk meg undrast at at tað var neyðugt við hesum lógaruppskotinum tí at sum sagt vit norðanfyri vóru øll førðin komin komin ígjøgnum hetta her fyrtahálsskeiði fleiri ferðirnar og tað er kanska nakað sum sum mentanarnevndin kundi fingið greinað á hvussu hvussu hevu tað verið praktiserað runt á ymisku økinum so ja mín niðurstøða er tann at hetta hetta skeiðið er øgiliga umráðandi tað er øgilig umráðandi at vit øll koma gjøgnum fyrstu hjálp men eg siti við nøkrum spurningum kundi mann ikki skipað hetta á ein øðrvísi máta kundi mann kannska spart lærararnar nakað á hesum her eg haldi heilt sikkurt at at tað er øgiliga nógv dugnalig fólk sum kundu koma út frá og inn í staðin fyri at mann útlærir fimtan lærarar til hetta her og o sso haldi eisini øgiliga umráðandi at mann ikki leggur for nógv á lærarnir sjálvandi mann kann broyta nøkur ting og tað er kanska nøkur ting sum gera seg aktuell tað ikki soleiðis at it ongantíð kul fara inn at broyta men tað má hanga saman altso við við tí tíð og orku sum lærararnir hava og tað sum verður teimum álagt at undirvísa í tað var tað eg hevði takk fyri forkvina tkk fyri tá er
tfær viðmerkingar tann fyrsta frá annika olsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna ja áhugaverd sjónarmið sum steffan klein poulsen førir fram h eg eri samd við honum í tí at okur skulu vera varin við at ikki áleggja føroyska fólkaskúlanu enn fleiri uppgávur hóast tað at eg haldi at intensiónum í hesum uppskotunum er óalmindiligani gott øh men nú er steffan klein poulsen eitt sindur yngri enn okur onnur men tá i eg gekk í skúla tá høvdu okur fyrstuhjálp íítrótti í svimjing tá høvdu kur eina sovnna dukku har okur líkasum skuldu ígjøgnum øll hesi her forskelju stigini í mun til fyrstuhjálpast kundi tað ikki verið eitt eitt uppskot at mann hevði fystuhjálp sum ein part av ítrótti og mann kanska fekk onkran serkonan úti frá til at hava eini eina vikulat
á dagarskeið
k steffan klein poulsen ger sovælja eg haldi nemliat tað er øgiliga umráðandi at altso vit sklu vit skulu vera varin við hvat vit leggja á lærararnar tí at tað er tað er ymiskt altso eg veit at fleiri lærarar eru øgiliga sperdir serliga við yngri flokkunum øog og tí tí er tað tí mugu vit raðfesta rætt tá tá tað kemur til at leggja fleiri uppgávur á tey og hetta her við við ítrótti og og svimjing eg haldi eg sjálvir havi verið við til til onkra sovoria undirvísing ella at lærararnir hava blakaðan dukku yvur tl okkum og so skulu vit knossarna upp á land onkursvegna æ og eg haldi tað er jú tað ljóðar tað er ein skilagóð loysn men men hetta hettahetta langa skeiðið ella tað tað konsentreraði skeiðið um um fyrstu hjálp har mann fær meir dypprið í tað hvussu mann skal og og alt hetta her harhalda er upplagd at ein kemur úti frá men at lærarar hava partvíst fyrstuhjálp inni í inni í sínum
fakun tað tað ljóðar tað tað er skilagott
takk fyri djóni nolso joensen ger suvælja takk fyri frú forkvina ja tað er einskilagóð røða hjá steffan klein poulsen og tað er nakar av teimum somu spurningunum sum hann situr eftur við aftan hava lisið uppskotið om viðgerðina sum er í dag um hetta her nær hvussu eg rættast tí vit eru samd um haldi eg at at so ella so skulu børnt ung fáa frálæru í fyrstu hjálp tað haldi eg tað r bara hvussu mann skipar tað sum er tann brennandi spurningurin og og og eitt sum eri púra samdur í sum steffan klein poulsen ferður fram ta er hetta her at tað kemur onkur úti frá sum hevur royndirnar og sum børn ungukanska betri lurta eftir enn kanska tann lærarin sum tey hava í føroyskum donskum tað vanliga undirvísingin tí haldi tað er eitt gott øiliga gott hugskot at tað verður skipað fast onkur heldur kanska rfor ungt at fara niður í triðja flokk men men tað kemur nevndararbeiði so at vísa hvat hvat vit koma niður
so vit koma til hvat er frægast takk fyri fyri farskuna
fyri steffan klein poulsen gersæja eg haldi heilt sikkurt tað er tað sum nevndin skal brúka ein partur av sínari orku upp á tíer finna útav kann mann skipa tað á ein øðrvísi hátt tí at tað tykistum at vit eru samd um at fyrstuhjálp er øgiliga umráðandi skeið hvussu kunnu vit skipa tað og eg hevði øllu før ein ó ótrúliga góð uppliving av at tað koma ein úti frá ein sum her koyrt á abulansa í nógv ár og og teir eru altso teir eru ein av teimum fáu fólkunum sum hava upplivað so nógvar vanlukkur ella sum koma eru ein av teimum fyrstu sum koma fram á so nógvar vanlukkur ella næstu aftaná táeimum sor ringt eitt oy tvey og og at hoyra tær søgurnar og og og ta praktiska er faringina sum teir hava tað tað tað ger nakað við ein eins og barn og og og tað blívur ikki bara teori altso tað tað sigtur mann hugsa ortahvat vit kunnu øll koma út fyri hesum her og og tað er øgiliga umráðandi at mann at mann at mann fasar tað og og kemur
gjøgnum tað skeiðið
akk fyri biljustinusen ger sovæltakk fyri eg haldi steffan klein poulsen hevði nakrar skilagóðar viðmerkingar í samband viðhetta uppskotið og mann kann jú eisini hugsa at tað eru jú skeiðsdeplar í føroyum sum kunnu blíva partur av hesum vit hava millum annað sjónám sum hevur eina rúgvu av ymiskum skeiðum innan fyri júst hetta øki og tað kann jú kanska eisini vera ein møguleiki at mann hugsar at flokkar kunnu fara norður til klaksvíkar á tann depilin at fáa hesi skeiðini eisini sum ein part av av tí at gera skúlan eitt sindur g hav ett sindr meir spennandi og fjølbroyttan hvussu erð haldi eg at mentananevndin eigur at spyrja seg fyri millum annað hjá sjónám um
um tað kundi vera møguleiki
ja hetað r absolutt ein góðum tanki um um um skeivsdeplar at at at sjónav kundi átikið sær ta uppgávuna tí at í hesari somu grein grein átta har har stendur ferðsla undir punkt tvey altso tað er eisini okkum at at læra um ferðslu og annað og og har harveit eg at mann er farin út til øll farin tað eg gekks skúla so fær mann út til ráðið fyri fyri ferðslu ella ferðsluráðið og og fekk undirvísing um um tann partin a og tað r ta hevudað ikki verið lærarar sum hava verið únarsinstruktørar men tað hevr verið fólk sum sum eru serkøn á økinum og tí haldi eg at fyri mær tykist tað vera tann skilagóða loysnin tí hetta va bæði lættur um hjá lærunum men mann fær eisini fólk inn sum veruliga kenna til tað økið sum mann einaferð setir krav um at næmingarulu
o læra um takk fyri takk fyri síðani verður tað rutt vang sum fær orðið ger
æviðgera eitt uppskot um fyrstuhjálp í fólkaskúlanum altso undirvísing í fyrstuhjálp í fólkaskúlanum h sum faktiskt upprunaliga hevur sín uppruna frá seinasta ungdómstingi her á føroya løgtingi har sum tað vóru nøkur ung fólk sum løgdu hetta uppskotið fram og tað hava so hervør postóttir og siri stemberg tikið til sín og lagta fram fyri løgtingið faktiskt í sama formi vilt teg hava skilt rætt tað er í sær sjálvum haldi eg nokk so stuttligt og avgjørt positivt uppskotið leggur upp til at mann undirvísir í fyrstuhjálp í trimum umførum mann mann setir ávegis mál í triðja og sætta í níggjunda flokki og at mann út búgvir fimtan lærarar sum fyrstuhjálp instruktørar sum so skulu ferðast kring landið og undirvísa í fyrstuhjálp og ætlanin er so at næmingar tá teir fara úr fólkaskúlanum hava eitt fyrstuhjálpar prógv eg haldi hetta eitt sera áhugavert uppskot hetta er eitt týðandi uppskot tí eg haldi at tað eri nokk so grundleggjandi at duga ella at hava grundleggjandi førleikar í fyrstu hjálp í veruleikanum er tað nakað sum vit øll áttu at duga og hildu vit líka tí at vit kunnu øll enda í einari støðu har sum okkara førleikar í einari øgiliga kuttari støðu eru avgerandi fyri útlitini hjá tí persónum sum hevur verið fyri skaða illa sjúku av onkrum slag blóðtøppi ella hvat tað nú skuldi vera har sum tað har sum okkara førleikar kunnu vera avgerandi fyri hvussu tann persónurin kemur fyri seg og vit hava eisini dømi um at tað hav verið heilt ung fólk sum hava fingið hesa heiðurslønina frá reyðakrossi sum hava verið í støðum blaðung fólk har sum tey hava hjálpt vinfólki sum annars høvdu verið sera illa fyri og eg haldi faktiskt at vit hava dømi um at at mann hevur blaðung fólk hava bjargað lívið hjá sínum vinfólki í ávísum støðum so hetta er avgjørt ikki líka mikið og vit vita jú at børn og ung fólk eru sera oftani saman einsamøll har sum tað ikki er ein vaksin neiturviliga til staðar at taka sær av einari sovorðnari bráðfeingisstøðu í fall hon skuldi uppstaðið eg haldi avgjørt hetta eitt jaligt hetta er eitt eitt gott uppskot sum vit í útgangsstøðinum taka undir við eg havi lurtað væl eftir viðgerðini eisini frá teimum sum kenna viðurskiftini í skúlanum og sjálvandi er hesin her spurningurin afturvendandi hvussu nógv kann mann áleggja fólkaskúlanum og lærarum í skúlanum tað er sjálvandi ein sera viðkomandi spurningur eg fangi meg sjálvan í øgiliga ofta at hugsað um eitthvørt sum eg renni meg í at áh ja hetta burdi mann lært í skúlanum g í veruleikanum er tað nokk einki ovara mark fyri hvat ið mann egentiliga átti at lært í skúlanum samtíðis vita vit at orkan í skúlanum er avmarkað í danmark er tað soleiðis at reyðikrossur bjóðar ein undirvísingarpakka at reyðikrossið bjóðar sær eg veit ikki um tay taka pening fyri tað ella um tað er ókeypis at koma út á skúlarnir og undirvísa børnum ella ungum og so vítt eg havi skilt ar tað ymiskar ymsir pakkar alt eftir hvussu gomul børnini eru tað er kanska eisini ein máti at gera tað upp á ein máti sum vit kundu umhugsa kanska eisini fínt hjá læraranum at fáa vitjan úti frá og og samtíðisi fáa undirvísing av nøkrum fólkum sum kanska hava tað sum síttsum sína seri førleika at taka sær av júst hesum í øllum førum so er endamálið við hesum uppskotinum gott vit framsókn taka undir við við tí og og vit eru eisini opin fyri at tað kann gerast á aðrar mátar enn akkurát soleiðis sum tað er sagt í uppskotinum

ja vit hava til viðgerðar eitt uppskot sum eg siri stemberg hava lagt fyri tingið um at fáa fyrstuhjálparskeið í fólkaskúlan halda vit hava havt eitt øgliga gott orðaskifti frá øllum framsøgufólkunum og tað fegnist eg við hesum her uppskotinum so verður mælt til ati triðju sætti og níggjunda flokkarnir hava fyrstuhjálparskeið líðandi og harvið eisini eftir at tey eru liðu í fólkaskúlanum eru før fyri at veita fyrstuhjálp skuldu tey enda í teiri støðuni somuleiðis so mæla vit eisini til ati mentamálaráðið skipar fyri at fimtan blærarar úr øllum skúlaøggjum verða útbunir til at blíva instruktørar ið kunnu undirvísa og læra burtur av sær runt í landinum hetta her meta vit eisini eru í samsvari við arbeiðsumhvørvið í skúlunum har lagt verður upp til at mann skal hava heilsu betri og tryggari umhvørvi sum tað er eisini sagt so er hetta eitt uppskot vit hava lagt fram síðstu setu eisini men tá valdu vit at taka tað aftur eftir vit gjørdu avtalu um at ikki leggja ov nógv mál fram í koronastøðuni men men vit løgdu tað fram fyri at lyfta ein spurning sum varð samtyktur av ungdómstinginum sum var í tvey túsund og nítjan hetta uppskotið varð samtykt ovið hava lagt valt at leggja tað fram óbroytt fyri atvísa virðing fyri tí uppskotinum sum ungdómstyngið samtykti og tað gevur okkum eisi ein ábending um at ung fólk runt í øllum landinum sum vóru umboðaði á ungdómstinginum ynskja at fáa fyrstuhjálparskeið mann hevur sjálvandi ymiskar ymiskar ásetingar ella vit hava t skulu havt fyrstuhjálparskeið fyriat fáa koyrikort skúlar hava ymiskar skipanir steffan klein polsen greitt frá nnir havt tvær ferðirnar fyrstuhjlparskeið í fólkaskúlanum eg havi kløggja í fólkaskúlahavnið havi ongantíð havt fystuhjálparskeið so tað er øgiliga ymiskt fráskúlum til skúlum hvussu hvussu skipaninir

vit eisini at sumir barnagarðar hava havt nøkur sovorðnar nøkrarframløgur fyri børnunum hvussu tey kunnu hontora ymiskar støðr sum tey koma í í mun til tann aldrin tey eru í so tað er kanska eitt sindur ymiskt hvussu støðan er men eg haldi at tað er øgiliga viktigt at mann eisini tá man hevur ungdómsting og eggjar ungum fólki vera aktiv í í fólkaraðnum og akti við kjakinum at mann eisini lyktir tey málini sum tey samtykkja tí tey hava jú ikki ordiliga møguleika til at ávirka hvørji sita her inni og umboða tey men vit hava møguleikar til at lurta eftir tí sum tey ynsskja tað hava verið sum ivmál frammi undir viðgerðini um hvussu mann skal skipa hetta arbeiði og tað haldi eg saktans at nevndin kann viðgera og hava teir neyðugu hoyringspartarinir inni sum mann kann fáa eina skipan sum kemur at rigga fyri øll men vit valdu allíka halda fast í at ikki gera nakrar broytingar frá uppskotunum frá ungdómstinginum vit vita eisini at at tá ið ársins fyrstuhjálpar verða kostnir av reyðakrossi millum annað so so hava tað verið ung fólk ið hava verið heiðrað fyri at hava bjargað lívið og í danmark í ár er tað ein tíggju ára gamal drongur sum eitu silas sum hevur fingið henda heiðurin frá reyða krossi eftir at hann bjargaði so num fýra ára gamla lítlabeiggja í næstan druknaði svimjihyli og hann gjørdu skjótt av hann hevði fingið lært fyrstuhjálp í fólkaskúlanum og fekk lítlabeiggja núr svimjihylinum og fór beint í gongd við at geva fyrstuhjálp mamma hansara dugdi ikki fyrstuhjálp so tað var hann sum mátti traðka til og og tað verður nevnt har í ein sovorðin grein um hesa søguna at vistu hann ikki hevði lært hesa fyrstuhjálpanna so hevði tað verið ivi um tað spældi so væl av sum tað gjørdi tað bleiv eisini komn eisini komin inn á sálarliga fyrstu hjálp øtað er ikki partur avhesum uppskotinum men tað haldi eg at tað er gev meinin at mentanarnevndin kannar hvussu er við sálarfrøðiliga fyrstuhjálp tí tað er absolutt relevant at mann kann fáa nøkur amboð um hvussu mann kann síggja signalur upp á angist ella depessión ella asdress og so víðari tey kanska relevantar fyri lærarar at hava tey amboðini men tað eru absolutt eisini relevant fyri floksfelagað at vita hvussu tey skulu hontera eina støðu við sær ein floksfelaga hjá teimum fara eitt annfall ella kemur ína ringa støðu so tað haldi eg hopi eg at mentanarnevndin fer ativiðgera eisini men eg vil hvussu takka fyrieitt gott orðaskifti eg haldi vit eru samd um at hetta er eitt nokk so grundleggjandi ein grundleggjandi tørvur sum vit eiga at at duga tí ati vit vita ongantíð hvør okkum ella nær vit koma í eina støðu har sum vit skulu beita fyrstuhjálp og vist mann ikki hevur amboðini ella førleikan til tað so kann tað blíva ein keðilig støðaendi
takk fyri ja takk fyri tann næsti a røða verður magnus rasmussen ger so væl
umrøtt hetta her uppskotið sum eru um ati fáa skeið í fyrstuhjálp inni í fólkaskúlan eg haldi tað er áhugavert at mann hevur líkasum tikið tikið hetta málið fram tí at tað hevur verið fyri á á ungdómstinginum og at tað so at siga er óbroytt her eru also eingin kann vera ósamdur í at hesum at tað er týdningarmikið at duga fyrstuhjálp grundleggjandi fyrstuhjálp tað mugu vit sjálvandi øll taka undir við og kanska nógv av okkum upp á eitt annað týspunkt hava fingið hetta her skeiði eg fekk tað til dømis t gekka læruslán fyri fyrstu ferð tað var ikki ein partur av fólkaskúlanum so hoyra vit fólk koma upp her og siga tað at eg hevði tað í fólkaskúlanum og so igi me nn annar upp og segði tað vil siga tað er ikki tað sama í fólkaskúlanum mann býr í klaksvík ella matratlanesi ella hvar tað eru tað tað tað ljóðar ikki rætt tað ljóðar ikki rætt men tá ið vit tosa um fólkaskúlan tað tað sum líkasum fekk meg at taka orðið so so fokusera vit øliga nógv upp á at tað er so nógv sum verður koyrt í fólkaskúlan ferðsluundirvísing ella ferðslulæra tað er ein sár kraftundirvísingarevni rúsevni alsá kraftundirvísingarevni og so kundi mann blivin við og við tað heur eisini verið frammi her at hava trygdarskeiði og fáa blágubók meðan mann gongur í fólkaskúlanum fyrstuhjálp og tað sum eg bara hugsi tað er tað at mann má ikki gera tað so at tað vil blíva fleiri tímar tí tað er akkurát tað sum ið mann eur arbeitt framímóti tað er tað atað er fór nógvir tímar í fólkaskúlanum og eg haldi tað er eitt rímiliga greitt ynski frá eg veitiki í øllum pørtum at hesi børnuni sum ganga í fólkaskúlanu hava ov nógvar tímar ogí føroyum hava vit fleiri tímar enn kanska tey lond við samanluknað okkum við tí hugsi eg at hvussu fáa vit fyrstu hjálp inn í fólkaskúlan uttan t økja tímatalið tað eru tvær lærugreinir sum eg hugsi um eru nokk so natúrligur partur ella tríggjar sum kunnu taka heta her evni upp tað er náttúru og tøkni sum børnini hava tá ið tey eru tíggju tíggju tólv ára gomul so fáa tey lívfrøði og so eisini hettaher í ítróttinum at tað blívur ein natúrligur partur men tá ið vit so hoyra at tað er ikki tað sama hvar mann býr so má tað líkasum ppá ein allannar máta kjølfestast ella skrivast niður soleiðisnar nú hugsi eg veit ikki akurát hvussu mann ger og tað er tað haldi og mentanarnevndini kundi farið inn og kanska eg yviskti ið at teir taka mentamálaráði ella undirvísingarstýrið inn skúlaleiðararnar inn hvussu kunnu vit fáa implementera hetta her við fyrstuhjálp tað haldi eg hevði verið skilagott tí eg dugi at síggja efta er óalmindiliga týdningarmikið at tað akkurát skalt vera í triðju sættug níggjunda flokki tað er sjálvandi eitt sindur sindur frítt eg veit væl at í visi mann hevur náttúr og tøkni eg kenni til tað eisini sjálvur frá og og lívfrøði so kemur tú inn á hesi viðurskiftini við næmingarnar tí støði tey eru í so tey er ikki púra ókend við tað men so at koma har til akkurát sum at fáa eitt fyrstu hjálpar prógv tað er kanska eitt sindur seinni í skúlaforløpunum men at mann inn í lærugreinina visti tað er náttúr og tøkni ella lívfrøði fær at tað er altso ein parturskal handla um fyrstuhjálp ha og tað sama tá ið tú kemur til ítrótt tí tað standa allar møguligar at vit kalla tað fyri disiplinir hvat mann skal havaha so líkasum tað sum eg vil siga tað eru ikki ikki fleiri tímar men fá tað passað inní tað haldi eg hevði verið ein gongdleið so eg hugsi eg eisini at tað a tað verur nevnt um hesar her instruktørarnar eg veit ikki hvussutað er men eg eg kundi bara ímyndað mær at øll sum lærara til lærarar í dag skuldu fari ígjøgnum eit fyrstuhjálparskeið tað tað taki eg líkasum givið eg veit ikki um tað er so at tey sjálv hava eit fyrstu hjálparskeið men tað er ikki tað sama sum at kanska kunna undirvísa í fyrstuhjálp men eg trúgvi tey grundleggjandi tingini ið i vil se siga í barnaskúlanum tað klára væl lærarar sum kunnu undirvísa í náttúru og tøkni og lívfrøði ítrótti meðan hetta við at fáa onnur mann sigur aðrar serfrøðingar inn tað tað er ordilga gevandi aldi at stefan klein poulsen sum sum líkasum var inni á tí at tað er tað er ordiliga gott og tað er tað at mann brúkar bæði tá ið tað handlar um rúsevni tá kom opta á nærskum politiið og tað koma læknar inn og aðre serfrøðingar og ferðslulæru og so so er tað politistar ella mann fær á ráðið fyri ferðslutrygd tað tað tað gevur nakað men tá hugsi eg ofta at at børnini eru komin eiteitt lítið sindur longur upp í skúlanum nógv ymiskt sum geva frálærur í hesum her altso eg haldi tað at tey sum nú taka prutlkoyrikort eg haldi eg taski skeivt feil at tey tey skulu fáa eitt sidur at vita um um fyrstuhjálp eisini og tá ið tú koyrikorts í dag to er tað ein partur av tí tíbetur so men tað er líkasum at fáa tað kanska eitt lítið sindur lægri niður í fólkaskúlan men at kunna líkasum finguð tað implementerað í í nakrar lærugreinir sum haldi eg eri viðkomandi til
slíka undirvísing takk fyri
afyri edva jacobsen eina viðmerking ger so væl takk fyri frú forkvinna tað sum magnus rasmus kemur inni á her tað er áakkurát tað sum er knútapunkt í hesuni her kemur tað at gera tað at vit skuldu hava eina meira bíða námsætlan skulu næmingarnir sita fleiri tímar en teir ger í tað ella ella tekur tað frá øðrum undirvísingartímun men tað at tað at mann kundi skipað tað soleiðis at tað rúmaðist sum ein natúrligur partur inni á onkur av hasum her faktiskt mann hevur í dag tað veit magnus rasmusseg kanska nógv meira um en eg nú er hann lærara innan fyri øki men tað vísir seg ofta at tað er verður ein avbjóðing at fáa rúmd fyri at at læra tey sum sum sum virkuliga hava brúk fyri fyri ein eitt eyka litt at verið trongligt í verandi skipan so eg síkul marnus rasmusen hugsar akkurát um um tann partin um at ikki hevur eyka útróiðsluvið
jsær takk fyri frú forkvinna
magnussrasmusen gersovælja takk fyri frú forkvina nei eg hugsi tað er at fáa skipað tað innan fyri tann karmin sum er í dag inni ií hesum her lærugreinunum og so sigur mann ja men so má tað taka burtur av onkrar aðrastaðni men eg haldi ikki tað pjøvust at vera so eg haldi tað t tað kundi verið nevnt í samband við hjá lærugreinarar at mann í onkrum ávísum flokkum kemur inn á hetta her og tekur tað upp soleiðisnar at tað er líkasum javnt yvir á alallar føroyar ha soleiðsar at tað ikki er ójavnt ann uppá hvar mann býr eg haldi at tað kundi verið gjørt rúmliga smidliga uttan at tað órógvaði so nógv tí hetta er sera umráðandi hetta her við at mann kann og dugir fyrstu hjálp tað tað vita vit øll so at tí er hetta eitt øgiliga øgiliga positivt mál men sum eg byrjari við at siga tað má bara ikki vera so at mann koyrir hetta her afturat og nakrar eyka tímar og so við esn her lærarun sum blíva spesialistar og ferðast runt um kring eg eg dugi ikki ordiliga at síggja tað eg trúgvi at teir fakligu førleikarnir á á skúlanum eru nokk til staðar til til vildi hildið til nokk sonógv av hasum her og tað sum so manglar so fær
mmann onkran uttanfrá til at koma inn takk
takk fyri pállarin at tykkum í gjár so vælja takk fyri í útgangsstøði er tað er tað sjálvandi gott at at øll læra fyrst hjálp fyri okkum at bjarga lívinum men men tað tykist eitt sindur sum at tað kundi verið tað samlaða tilboðið til føroyingar kundu verið samskipað betur tað er eitt sindur eitt sindur her eitt sindur her og eitt sindur her og summi summi eru gjøgnum tað frálæraðina kanska tríggjar ferðir gjøgnum sínum fyrstu tretivu ár í lívinum meðan onnur eru ikki og tað er eitt sindur av heldur men eg prøvi samd við magnus rasmussen tí at vit mugu ikki fáa fleiri tímar á tímatalvuna eg haldi tað er ríkiligt sum nú er eg haldi ikki at mín persónliga meining er at eg haldi ikki at næmingarnir skal hava nógv meira enn seks undirvísingartímar um dagin eg havi sjálvi børn í fólkaskúlum síggja tey hava oftani væl meir enn tað ið eg haldi tað er har eiga vit at eftirleggja skipanina av nýggjum tí tað skal vera pláss
tot a liva eisini sum all
takk fyri takk fyri magnus rasmussen ger so væl ja takk fyri at fara meg á pállareynatøku eg eri púra samdur í hasum har og páll í hasum førinum tosar eisini sum foreldur og eg kann tosa bæði sum foreldur og sum lærar har eg haldi tey tað er tað er altso faktiskt alt ov nógvir tímar so dagarnir blíva so langir og tað tíðir líka sum eg vil siga tað má ikki vera so eisini at hetta skal geva nakrar eykatímar eg veit heilt ikki um tað er tað sum liggur í tí men tað ið mann gudsgerð syrgja fyri at vit ikki fara at koyra meir hin tí at vit hava tosað seinastu árini um at tað er for nógvir tímar men vit hyggja henni tvey ella fýra stundir tíðina so hava vit verið við til at koyra enn fleiri tímar inn á tímataluna og tað má tað so ikki vera men at mann fær rúm fyri hesum sum hevur fyrstuhjálp inni í teimum lærugreinum sum eru
natúrligar tað haldi eg eigur at bera til
tak fyri johannes joensen ger so vælja takk fyri frú forkvina ja eg magnus rasusen vit eru samdur í hesum økinum vit hava royndir á økinum eisini vita hvat vú snakkað um tor eg at siga men tá mann snakkar um nú var varð magnus rasmusen inni á hetta her við lærari hvussu man skal útbúgva seg visti ú kalt verainní siktørur í fyrstuhjálp so skalt til danmarkar mær vitaandi at taka instotor skeið so vi skal undirvísa fystuhjálp so skalt tú hava tær tær kompitansirnar í øllum førum so tað er ikki lærurútbúgvingin í dag sum sum kann sum mynda tað so má mann broyta hana ella hvussu eg fáa tað ekspertisinin eiin
bara ein viðmerking
takk fyri hara formaður ja nei eg hevi heldur ikki ímyndað mær tað at ella tað sum eg hugsaði um tað er tað at at tá ið ein læru til lærara og tað kann eisin fera til námsfrøðing at mann fær undirvísing í fyrstu hjálp soleiðisnar at mann sjálvur klárar fyrstuhjálp tað er ikki tað sama sum at kunna vera ein instruktørur og tað tað krevst nógv meir og tað er sum joanes joensen sigur tað er tað er næstan ein ein útbúgving ein instruktorútbúgving og tað er tað sum verður lagt upp til haldi eg við hesunher fimtan lærarunum har mann fær fimtan instruktorar sum so skulu fara runt um í fólkaskúlan men har haldi eg sum eg eg kann endurtaka oy afturað t at vit eiga at at fáa tað inn í skúlan í teimum lærugreinum og teimum árgangum vit halda tað er natúrligt og tá vit so hava brúk fyri at fáa onkran uttanífrá onkran serfrøðing ja men lat okkum so
gera brúkatíð takk fyri takk fyri
y tann næsta røða verður eygun samuelsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvina nú tá mann tá mann sjálvur hevur verið instruktor í fyrstuhjálp fyri nógvum árum síðani so fekk eg hug at leggja okkurt smávegis afturat eg haldi at ta er verað ein nokk so áhugaverd diskussión um hetta her uppskotið sum hevur hjá tjóðveldi sum hevur sín uppruna í ungdómstinginum hetta her við at mann fer at undirvísa í fyrstuhjálp í fólkaskúlanum í líkasum í triðja sætta og níggjunda flokki øhtað er nokk so stuttligt at tey ungu koma við hesum her tí at tað er jú heilt vist at skjótari mann dugir s skjótari mann dugir fyrstuhjálp ella í yngri aldri betri er tað kann mann siga til eitt vist tí at sjálvandi er mann heilt lítil so hevur mann nokk ikki kanska tað yvirblikkið sum skal til men eg haldi at tað er eitt gott uppskot at mann kanska fær hetta her við fyrstuhjálp meira skipa í fólkaskúlanum tí vit hava jú hoyrt her í í dag í orðaskiftinum at summi hava gingið í skúla o klaksvík teg hava havt fystuhjálp og onkur hevur gingið okkurt aðrastaðni vágunum hav havt fystuhjálp og sohavi gingið skúla í havn og ikki havt fyrstuhjálp so tað er nokk kanska eisini tað sum er tann tørvurin hetta her við at tað verður allastaðni og tað kanska verið skipað undir einum ávísum leisti sjálvandi eitt grundskeið í fyrstuhjálp tað er tólv tímar undirvísing og skal tað skipast líkasum triðja av sætta og níggjunda flokki so krevur tað nakað av tillaging í tí vanligu lesiætlanin sum mann hevur men tað er eingin forðing í tí tað er heilt vist at tað ber væl til tí man lagar tað ofta til tann bólkin mann undirvísir í so tað ber líka so væl til har sum nakrar aðrastaðni hí klaksvík hevur tað verið soleiðisar at hvussu ertey sum verður farin í trygdarskeið tíggjundaflokki tey hava tikið fyrstuhjálp og á tektiska skúla har hevur mann útbúnar instruktorar tí at lærlingar fáa allir fyrstuhjálp og fyri nøkrum árum síðani tá tá gjørdi mann tað so at mann gav øllum næmingum fyrstuhjálparskeið tí man hevði instruktorarnir og tí mann hevði lærugreinir har tað bar til at líkasum at fáa hetta her flætt uppí og eg hoyri eisini fleiri nevna til dømis ítrótt tað burdi verið ljóðari nokk so upplagt men tá ið mann nú hoyrir at hetta her við at summi hava havt fyrstuhjálp og sum í ikki á ymiskum skúlum so má tað betýða tað at til dømis kanska í tíggjunda flokki ertæer lesiætlanin kanska so opin við fleiri væltemaðum at nakrir skúlar hava valt tað og so valt okkurt annað frá meðan onkur annar skúli kanska hevur valt okkurt annað at leggja dent á eg veit ikki ordiliga men tað ljóðar soleiðisar í hvørnfall sum at tað hevur rúmast innan fyri ein part men ikki tí eg eri púra samd við teimum sum siga at mann kann ikki bara leggja nýggj ella fylla nýtt upp á í fólkaskúlanum alla tíðina uttan at okkurt annað kanska má ella sum má siga hvat tað kemur í staðin fyri men eg haldi hetta kundi verið eitti sum onkur hevur nevnt næmingar sum kanska ikki eru so bókligir at tað er stuttligt at fáa okkurt sum er meira praktiskt og sum mann følir at mann kann makta eisini tað ger einki um mann hevur meira av tíð øh og so hevur tað verið tosað um hetta her við útbúgving og útgerð og kostnaði sjálvandi skal mann hava fimtan instruktørar so skulu teir útbúgvast niðri í danmark tað er so tá i tíðini tá fór mann ígjøgnum reyðakross til hesa her instruktorútbúgvingin í danmark eg giti tað e so enn tað kostar sjálvandi nakað tí kundi mann kanska eisini brúkt tað sum eri til dømis sjónam ella onkran annan tað tað finnur mann tað í mentanarnevndini hvussu mann kanska tað er onkuntíð nokk so kanska nokk so fornuftigt at brúka tær resursurnar sum eru tað er ikki altíð mann biøvist nýggjar hmen eg skilji væl tey hava sæð tað so tey hava ikki broytt uppskotið er jú orðað akkurát sum næmingarnir orðaðu tá tað er ikki vist at tey hava havt kunnleika til alt tað og útgerð sjálvandi krevur tað nakað av útgerð men men hvør instruktørur hevur sína útgerð sum mann gott kann fara runt við og undirvísa ymisk a staðni so at at at tað tað ber til at flyta seg við útgerð men men men tað skal nakað av útgerð til so ja altið lt so eri eg samd við teimum sum siga at hetta er eitt gott uppskot eg haldi at mann skal hyggja eftir hvat ber til at gera og eg haldi ikki at mann bara skal blíva við at fylla nýggj ting á uttan at tær eyka resursurnar sum tað krevst koma við tað var tað sum eg hevði at
leggja afturat takk fyri forkmøta
ein viðmerking frá johannes joensen ger sovæl takk fyri frú forkvinna nú e spurdi eygum samulsen hvussu tað var ella hvussu mann hevði skipað ta á ymisku skúlaum vtrygva í tí ella a sigva í hvusu man hevði gjørt so sum eg hugstað so hevur tað verið soleiðis at skúlaleiðslur hava raðfestað ella ikki raðfestað so tað ð oftan sjálvandi eftir hvat skúla leiðslurnar hava raðfest á staðnum ella hvørjar lærugreinir skúlararn vur raðfest at hoyrar undir hvussu tað sum eg kenni til í arbeiðinum so er tað soleiðis at mann hevur raðfest fyrstuhjálp í ymiskum árgangum og við starvsfólkum á skúlanum og tá bleiv tað bleiv eitt krav frá mentanaráðnum at mann skuldi hava tað í svimjilærarapprúvunum svimjilægur skuldu hava tað so so tað er sjálvandi øll allir
skulu hava fyrst hjálp takk fyri
takk fyri eygum samelsen ger sovælja takk ja tað er júst so sum eg hugsaði at tað er ymiskt hvat skúlarnir hava raðfest og summir hava raðfest bæði trygdarskeið og fyrstuhjálp tí at tað hevur borið til tí mann hevur trygdarskeið í nærumhvørvinum tað hevur ofta verið óteljandi ferðhaldið verið frammi her í tinginum um at trygdarskeið skuldi inn í fólkaskúlan men tað sum eg trúgvi er trupulleikin ella tað sum mann kanska ynskir her og sum eg eisini haldi hevði verið fornuftigt tað var at mann legði hetta í eina fasta legu so er tað eitt tilboð í fólkaskúlanum s er tað til allar fólkaskúlar og ikki soleiðis eftir hvat mann raðfestir tað haldi g hevði verið
nokk so skilagott takk fyri frá
takk andre olsen gjørt so væl ja takk fyri frá forkvinna nú hava fleiri ført teg fram eisini eg sjálv hetta er við at tað er upplagt at kanska hava eitt eitt komprimerað skeið tá ið tú hevur svimjifrálærri og tað er kanska nettu upp ein av orsøkunum til at tað er so mishamt við hvør ið hevur havt hesa fyrstuhjálpina tí at til dømis her í havnini er tað ikki allir skúlanæmingar sum sleppa framat einum svimjihyli tí havnin er vaksin so nógv og tað er eisini staðfesti kanning at børn í havnini duga ringast at svimja í øllum landinum nú kemur tú betur ein landkilur har í havnini sum betur at munandi um tær umstøðurnar men tað er so upplagt at tað at mann hevur tað skeiðið í svimjifráleiðrinum og svimjarkaðar svimjilærari sum kunnu átaka seg tað nú havi eg sjálv arbeitt sum lívrettari og tað er javnan at mann upplivir hesi børnini sum bara hoppa dýg sum ikki duga at svimja og tað er eisini tað sum mann eisini hoyrir nú at øllum teimum døg
eina undru um skal eg varla sínum vinar
ja takk fyri eygun samolsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja tað ljóðar nokk so logiskt at mann kanska hevur tað har ella ella mann hevur tað í ítrótti altso tí tað eru jú ikki kanska øll sum hava smjiallir skúlar í landinum sum hava svimjilærarar og sum hava atgongd til svimjiil tað ikki heilt ella tað haldi eg ikki so tað hevði tað hevði verið kanska verið ein góð møguleiki tað haldi eg mentanarnevndin kann hyggja uppá um tað er har man
upp at tað verður plaserað takk
siri stenberg ger so væl takk fyri frú forkvinna ja vi hugaligt at hoyra egun samunsen sum eisini hevur royndir á hesun her økinum og hetta her við at tá stendur í uppskotunum at mann skal útbúgva fimtan tað er sjálvandi tí okur hava tikið uppskotið soeis sum tað fyrrlá hjá teimum ungu men tað kann væl vera at tað kann gerast í samstarv við ymisk í føroyum tað kann eisi vera reyðir krossir tú nevndi sjónám so tað kann vera altso vissi førleikarnir eru her so tað er tað sjálvandi ein fínur máti at gera tað uppá visti tað kann lætta um um uppskotið
ta haldi eg faktisk skav vera fín
eygum samuelsen gersæja takk fyri ja eg hugsaði eisini at at eg haldi tað er flott gjørt av hesum næmingum ogungdómstingunum at hava gjørt hetta her uppskotið men tað er ikki vist at at tað er neyðugt at útformast akkurát upp á tann mátan er tað eru tað kreftir bæði reyða krossir og sjónám og onnur sum hava og onkur nevndu svimjilærarar hava tað eisini so so sjálvandi skipar mann tað soleiðisar men tað hevði verið stuttligt hjá næmingunum at sæð at eitt uppskot sum tey vóru komin við bleiv til veruleika soella
tað so takk fyri frú forkvina ja so takka vit fyri og tann næsti at røða verður j
hannus joensen gersovælyi úforkvina bara nøkur fá orð afturat fyri atleggja afturat hesim kjakinum tað eru nøkur fakta um um hvat inni ber altso vistiman hyggur eftir heimasíðum hjá reyðakrossi so kostar eitt skeið í fyrstu hjálp áta hundrað krónur og visti mann siga at tveir árgangir skuldu ígjøgnum tí í fólkaskúlanu so gevur tað sirka eina komma eina eina komma komma tvær milliónir um árið bara fyri at hava fagt á hvat tað kostar vist tað skuldi verð uttanífrá og so er tað tað at eg eisinihvu hugt eftir hvussu týdningarmikið at at at læra fyrstuhjálp hvussu týdningarmikið tað er fyri fyri fyri fólkini í samfelagnum tí at tað eru nøkur tøl sum vísa tað at norðmenn ella hvussu bínastavagur har hava sjeyogtrýss prosent av øllum sjúklingum áðrenn sjúkrabiglin kemur finguð fyrstuhjálp og tað merkir tað at bjargingarprosent ella tað eru tað eru fleiri har sum veða bjargaðir frá deyganum ella frá alvorligum sjúkum enn til dømis úr danmark her tað bara trýogtjúgu prosent so mann kann siga at danmark er øgiliga illastatt tá tað kemur til fyrstuhjálp tí tað eru fá sum fáa fyrstuhjálp áðrenn sjúkrabilurin kemur ella uttan fyrim sjúkrahúsi trýogtjúgu prosent tað e rættiliga lítið so eg haldi at vit skulu heldur miðað ímóti at blíva sum norðmenn at vit helst hava so høgt prosenttal sum møguligt sum duga fyrstuhjálp og kunnu veita fyrstuhjálp áðrenn sjúkrabigningiog eg nevndi appina renn fyri lívið sum er eitt gott átak sum eisini stuðlar undir hesum her ella hetta stuðlar undir tí so har vil bara siga tað at at hetta eiga vit at fáa kjøtfólk so ella so sjálvt um tað kostar

ger sovæl takk fyri eg skal ikki loingja nógv um heta her hesa viðgerðina men hetta er eitt uppskot sum sum sum viðvíkur økjum sum eg var av og eg fari at takka fyri tað eg haldi at tað er óført at varpa ljósa og gott at fáa eitt so positivt kjak í tinginum sum tað sum hevur verið hesa løtuna øtað hava nógv sjónarmiði verið frammi spurningurin hevur verið settur við nakrar øgiliga týdningarmiklar ja týdningamiklir spurningar tað er hetta her vil hetta viðføra at næmingarnir koma og ganga meir í skúla tekur hetta pening frá nøkrum øðrum økjum tekur hetta lærarar frá frá øðrum økjum hesar fimtan instruktørarnar og men so av onnur verði inn upp á tað sum kanska er týdningarmikið og tað er at hetta kann kompinerast við við onnur fak taðer væl tann vegin mann skal fara men so er tann brennandi spurningur sum eg siti eftir við tað er hvussu nógv læra fystuhjálp og hvussu nógv av fystuhjálp læra tey í skúlunum tað hevur eisini verið ymiskir ymiskar frágreiðingar um tað her summi siga tey hava at tað er longu í skúlum eg haldi steffan klein poulsen sum greiddi frá henn e havt havt tað var tað tríggjar ferðir ímsins skúlalív fyrr ella tríggjar ferð ir hvussur og so tá ið hom tók koyri kortið so har fungera tað hvussur uttanttað er við í í lógini og eg eg eri samdur í at at púra samdur í at næmingarnir hava ikki brúk fyri fleiri tímum heldur hin vegin og og eitt sovort tiltak tað átak tað skal helst hava fíggingina við sær og tað hevur hetta ikki tað skal ikki taka pening frá øðrum økjum í fólkaskúla hvørki tíð ella pening so her má ein ein umskipan til og eg trúgvi at tað má kunna gerast innan fyri tey tey fak sum eru men hvussu ur uttan mun til hvussu læknan verður hjá hesum uppskotunum her í løgtinginum so fari eg at biðja um beinanvegin at fáa eitt innlit í hvussu praksis er hvussu tað gongur fyri seg runt um í skúlanum í dag hvussu nógvir næmingar fáa hetta tilboðið hvussu nógvir ikki fáa tað hvussu ofta teir fáa tað og hvussu dygdagott tð er sum tað er tí tað er tað er fyrsta hjálpi valdast tað er er tað er tað kann vera vera tað kann vera vera nógv tað kann vera vera minni men eitt er er givið og tað er tað at tað tað bjargar skjótt lívum so tað er týdningarmikið at okur tann fyrsta ljólpinsum verður givin hon er dygdargóð og nú bara finna útav hvussu nógv er so eg fari bið um eina eina eina kanning sum kann geva mær innlit í hvussu praksis er og og finn útav hvussu okur kunnu gera taðupp á besta máta soleiðis ikki skelur frá nøkrum øðrum sum er neyðugt og at tað ikki geva for nógvar tímar til frammanundan sperdar næmingar hitt sum uppskotið enda við um at ummr altso undirvísingar mentamálaráðið skal taka upp samstarv við betri trygging ug trygd um útbúðina tað er so ein annar spurningur sum eg fari at ivast í tí teir gera eitt gott arbeiði og lat tær gera tað upp á frívílkgá
takk fyri takk fyri teg nakrar
tilmerkingar tann fyrsta frá johannesen gjørt so væl takk fyri frá fólkuna eg havi nú søknaðist jensarana eftir landsmaður um hvussu praksis her í økinum eg kann bara hvussu upplýsa hvussu praksis her í vágum tað sum eg kenni tað har er tað soleiðis at tað er kommunan sum rindar faktiskt fyri skeiðini tí skúlin rindar við pengum sum skúlin fær frá kommunum til skeið til lærarar og tað verður ofta praktiserað aftanáðs arðstíð ella mann finnur útav hvussu mann fær skipað tær tólv tímarnar ofta er tað seinnapartar ella tá kvøldið í skeiðum og við næmingum er tað soleiðis at tað eru ofta breytaskipanir ella er tað gongdur tíðir frá onkra lærugrein mann tekur ein til tveir dagar sum mann tekur á ymiskum lærugreinum til at næmingarnir fáa fyrstuhjálp so tað verður skipað soleiðis eftir førimuni á staðnum men tað er kommunan sum rindar
tað sum eg sendi til takk fyri
takk fyri landsstýrismaðurin ger sovæl takk fyri hatta ljóðar sum ein góð góð loysn so spurningur hvussu ofta tað eru hvørjum flokkum tað eru sovíðari og um tað er fastlakt ella at bara er so dan athokk tatað er tað er núr ikki gott nokk tað tað má vera meira skipað tað tað vita okur tað sum er skipar tað tað fungerar men og so er spurningurin nú hatta var r mágunum hvussu er aðrastaðni í landinum so sjálvandi skulu vik fáa hetta her at at virka og virka gott í øllum skúlum heilt frá teimum stóru
tú teir søst
takk fyri siri stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja hetta er eitt uppskot sum er neyvt tað sama sum tey ungu fólkini løgdu fram á ungdastinginum so k hava ikki vilja broytt í tí men men eg eri okki samd við landstýrismanninum at tað verið fínt vist tað kundu rúmast innan fyri ta skipanina okur hava ogur kanska í samstarvi við reyðakross ella onkran líknandi fyri at kanska hildu kostnaðin it lísindur eg veit ikki staðin fyi á senda fólg á landinum útbúgva seg men okur hava bara valt at lata tað at síggja út sum tey ungu fólkini hava lagt har fram eisini í virðing fyri tí arbeiði sum tey hava gjørt og tað verður nokk so stuttligt fyri tey eisini at uppliva at at løgtingið kundi kanska ført okkurt út í lívið av tí sum tey eisini eru komið við og hava arbeiðt sær
við her inni

takk fyri so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og løgtingsmál nummar hundrað og nítjan tjúgu tjúgu verður beint í mentanarnevndina er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli hundrað og trettan tjúgu tjúgu uppskot til løgtingslóg um at seta úrgildi løgtingslóg um at seta ígildið hoyvíksáttmálan og eg skal biðja um framsøgufólk tað verður fyri fólkaflokkin brandur sandoy fyri javnaðarflokkin henrik old fyri sambandsflokkin frymundur rasmussen fyri tjóðveldi páll á reyna túgvu og fyri framsøgn bjarni kára sum petersen
eitt uppskot frá landsstýrinum frá jenis arana um løgtingslóg um at seta úr gildi løgtingslóg um at seta í gildi hoyvíkssáttmálan tað er soleiðis ati hoyvíkssáttmálið bleiv settur í gildi við lóg í føroyum í tvey túsund og seks

tað var bara í føroyum í sáttmálin bleiv settur í gildi við lóg í íslandi bleiv bleiv sáttmálin settur í gildi við einum uppskoti til samtyktar og hevur hetta ført við sær ein ávísan ójavna í rættarstøðuni tá ið tað kemur til hoyvíkssáttmála

øsíðani hesin sáttmálain varð settur í gildi við løgtingslóg øh eru gjørdar fleiri broytingar fyri at tryggja at sáttmálin sjálvur verður útintur í serlógum og kunngerð og tað eru nógvar tað eru nógvar lógir sum eru lagagar til soleiðis ati tær yvirhaldað tær ásetingarnar sum vit hava bundið okum til í í hoyvíkssáttmálanum

øhsáttmálin er mest vífevndi fríhond tils sáttmáli sum føroyar hava við onnur lond og ætlanin við honum var tat fremja ella fremja búskaparligu viðurskiftini millum ísland og føroyar og at samskipa ta búskaparligu menningina í londunum sáttmálin bindur føroyar og ísland saman í eitt felags búskaparøki har vørur utænastu persónur og kapitalur kunnu flytast frítt millum londini og har allur mismunur vegna tjóðskap virkisdað ella vegna vøru uppruna er bannaður

øh men tað er send at siga at sáttmálin hevur fyri føroyingar uppfylt tey

og eg haldi eg havi sjálv mistankað um at grundin til tað var at føroyingar als ikki vóru klárir ati seta tann fevnda sáttmálan sum hesin sáttmálin er at implementera hann tá ið ið tá ið vit faktiskt gjørdu tað íslendingar eru nógv fnógv fremri á á ávísum økjum inn við føroyingar eru teir hehlla seg munandi meir til es direktiv millum annað tá ið tað kemur til framleiðslu av teirra vørum enn við gera og tí kunnu teir til ein oghvørja tíð siga illa tí eru í øllum førum ein ójavni í tí atgongdini sum er at sleppa inn í londini tey bæði londini við vørum frá hvørjum øðrum

hetta hevur millum annað føroyabjórð sannað tá ið teir hava roynt at sloppið inn íslendska marknaðin við sínum vørum og hetta hevur eisini mbm sannað tá ið tey eru roynt athava gjørt ein at roynt at sleppa inn á íslendska marknaðin tað sum hevur víst seg tað er at marknaðurin til føroyar hevur staðið víðopin fyri íslendingum meðan tað altíð hava verið onkrar tekniskar forðingar sum íslendingar hava funnið útav at gjørt fyri at forða føroyskum vørum at sleppa inn á íslendska marknaðin og hetta er ikki nakað nýtt fyribyrgd og hetta er ikki nakrar nýggjar atfinningar tær hava í øllum førum altíð verið so leingi sum eg havi verið í politikki og tað hevur verið tað hevur hvat eini tólv ár eftir hondini øhso heta er ikki nakað nýtt men tað er ikki synd at siga tað gjørt nakað við tað soleiðis at tá ið ið vit høvdu málið fyri í undir jól í tvey túsund og nítjan tá kom tá var málið til viðgerðar í

eg fari at biðja formaskapin um loyvi til at lesa úr tí álitinum summ uttanlandsnevndin hevði
fyri at biðja formansskapin um loyvi til at lesa úr tí álitinum sum tanlantakk fyri undir viðgerðini er komið fram at íslendskir myndugleikar seta tekniska forðingar fyri at føroyskar fyritøkur innflyta landbúnaðar til íslands samstundis stendur føroyski marknaðurin víðopin fyri íslendskum landbúnaðarvørum hetta ger at landbúnaðarvinnan her á landi tapir í kappingini við íslendsk kjøt samstundis sum kappingin um sølu av mjálkaútráttum landan millum er sera ójøvn hetta darvar menningini á føroysku landbúnaðarvinnuni og meirilutin heitir tí at landsstýrismannin um beinanvegin á fráboðað íslendingum at fáa burturbeint tær teknisku forðyingar í íslendingar leggja fyri føroyskum innflutningi av landbúnaðarvørum tað fari eg so at spyrja landsstýrismannin um um men hann hevur gjørt at hann hevur fráboðað íslendingum at fáa burturbeint tær teknisku sum íslendingar leggja fyri føroyskum innflutningi av landbúnaðarvørum so sigur uttanlandsnevndina eisini í sínum álitið á alternativmálandsstýrið taka málið upp við tí fyri eyga at tarna innflutningi av íslendskum lambúnuávørum á føroyska marknaðinum nú snýr hetta málið seg ikki akkurát um sjálvan øhsáttmálan men meiri um ta lógina sum sum sumsáttmáli varð settur í gildi eftir og tað var vist ikki eitt satløgting haldi eg sum tók undir við at seta seta sáttmálan í gildi við lóg í føroyum mann var eitt indur ivasama tá í uttanandsnevndini um hvat mann skuldi men mann valdi so av tí at hetta var tann fyrsti sáttmálan av sínum slag at seta seta hendan sáttmálan í gildi við lóg og eg haldi at tað hevur ella tað sum mann hoyrir frá frápørtuni bæði av vinnuni og frá fólki er at at tað kanska ikki var so smart at mann ikki gjørdi líka í báðum londum tí at rættarstøðan hjá íslendingum í føroyum er nógv sterkari enn rættarstøðan hjá føroyingum í íslandi í útnorðurhøpi havi eg sitið í fýra ár frá ellivu til fimtan og har hava vit ofta havtdiskussiónir um hetta her við viðhoyvíkssáttmálanum hví ið kanska grønlendgar ikki vildu gerast ein partur av av sáttmálan á hoyvíkssáttmálan millum millum føroyingar og íslandaog kanska kundu víðkad soleiðis at grønlendingar eisini er blivið partur av tí men tað var bara púra afturvíst á grønlendingum tí at teir sóu hvussu stórur ójavni ið var í hesum sáttmálanum millum føroyar og ísland og teir sóu eisini at teir eins og føroyingar tá ið føroyingar impelementera tað slett ikki vóru klárir til at seta seta hesar hesar hendan sáttmálan í gildi so eg haldi sjálvur at mann burdi havt hugsað um tað tá at mann yvirhøvur ikki setti hendan sáttmálan í gildi il eg ikki gjørdi hendan sáttmálan tí at eg haldi ikki at vit vóru klár til hannt á eg ivist í um vtat eru klár til hann enn tí eg haldi ikki at hann er til fyrimuns fyri føroyar yvirhøvur øh kanska fyri onkrar ávísar vinnur tað skal eg ikki siga men generelt er tað er er tað fult av tekniskum forðingum sum forða fyri at vit sleppa íslendska marknaðin við okara vørum meðan íslendingar hava frígtspæl í føroyum tað síggja vit eisini í tí føroyska samfelagnum íslendingar eiga fyritøkur í massavís føroyingar hava íslendingar eiga fyritøkur massavís í føroyum meðan føroyingar eru næstan ikki slopnir inn í nakað í íslandi so har vóru onkrir spurningar til landstýrismannin eg vóni at hann fer at taka teir og svarað á á hesum tingfundinum annars fara eru vit púra samd um at vit fóra at seta hesar lógina úr gildi tað er afólkaflokkurin við uppá og vit fara sjálvandi at gera geva hesum málinum eina góða viðgerð í uttanandsnevndini takk fyri ja takk so er næstur at røða hennrikold fyri javnaðarflokkin ger sovæl
ja tað kann ikki sigast at hetta lógaruppskotið rúgvar serliga nógv upp eg haldi at hetta má vera tað lóvaruppskoti sum eg havi sett nakrantíð verið tað tað styrsta og eg trúgvi ikki tað ber til at gera lógaruppskot sum sum kann vera stytturi enn het her tað kann eg ikki fyristilla mær í stuttum so sigur tað á líklingslóvninummar seksogtrýss frá átjanda mai í tvey túsund og seks um at seta í gildi hoyvíkssáttmálan verður sett úr gildi fyrsta juli í tvey túsund og einogtjúgu og hetta her má sigast a vera fyri víðari komin hetta er ikki fyri fyri vanlig fólk t at líkasum ordiliga fáa fatur í hvat hvat ganga hetta út uppá mann skal hava onkur serlig evni til at kunna gjøgnumskoða hetta her fyrsta at at í syrnari tíð tvey túsund og seks sum bevðu verðir frammi her at seta ta úr gildi og so hvussu øgiliga viktigt tað var fyrri góðum ári síðan at fáa tað ígildi aftur aftaná poul mikkessen og og teirrasæ fólk ella teirnasta samgonga ella okra samgonga setti hata úr gildi at fáa ígildi aftur og nú aftur at fáa tað úr gildi tað kundi onkur so dugdi væl at skrivað á eina p hd áv einlør slagi fingið eitt veldigt

veldið potensiali at gjørt hvussu ger mann ikki tá ið mann skal gera tað upá ein rætta máta frá beginning av til nú jóhandal haldi eg teim sum situr nú her hann e ikki væl gongdur akkurát nú men hann var ein av teimum sum var av teimum fái sum var ímóti at gera hetta her tvey túsund og seks í tvey túsund og seks iki ja tað minnis ik ki aftur í hvørfall hann var ímóti tí

hetta verð tvey túsund og seks um tað var ein øgilig diskussión um hetta her uppskot til samtyktar ella løgtingslóg men út frá tí sum eg skilti á lænum at løgmandsskrivstovan ráddi til at har var mátin at gera tað uppá tað var ein diskussión um tað

og so aftur í tvey túsund og átjan í ea siga hoyvissáttmálan upp og í tvey túsund og nítja a taka afturuppsøgna av hoyvissáttmála jensarana landsstýrismaður hevur verið útaffur nakrar ferðirnar og snakkað um hvussu fantastiskar positivar í samráðingarnar hava verið við íslandi men okur hava ikki ordiliga fingið at vita hvar ið hetta positiva liggur hvat er sum liggur aftanfyri tað er ovimbært ikki nakað mann fer út við til hvønn sum helst men annar óteljandi ferðirnar sagt at tað er fantastiskar positivar samráðingar við ísland íslendara við uppá alt tíverk er hetta er eitt sindur eitt sindur spesielt at koma við hesn her í dag nú veit okur tað at eg havr kanska ikki havt nakrasær in ávirkan á altjóða skyldur sumlandsstýrið við hoyvissáttmálin hevur yvirfyri íslendsku stjørnuni so upp á tann mátan kanska ger tað hvussu humr huglar til tað veit eg ikki eg haldi ikki øh tað eru nøkur undantøk altso okur hava sætt tað at íslendska fyritøkur hava eigaraviðurskiftir føroysku fiskivinnuni og tað hevur ikki kanska gingið líka gott at fara hin vegin hetta vóru ting sum vóru galdandi áðrenn ella táið sáttmálanum varð undirskrivaður sínari tíð men eg eri nokk so spentur upp á at vita frá landstýrismanninum at hann kemur við eini frágreiðing um hvat hvat hvat er hetta her altso hv hvat gongur hetta út uppá hví hví skiftir skiftið líkasum rákið so oftani í í so fá ár at mann heldur heta er fínt hava eg gildi og so ganga nakrar dagar so heldur mann tað nei hetta er ikki so gott hav hava tað í gildi okur vóru r tað vórðu her nevnd her einaferð yvirí íslandi tá ið mann snakkar um es nú var brandi sandoy inni á eisini es direktivini sum íslendarar hava verið óførdir at at seta í gildi í íslandi fyri at lúka treytir a ymiskum sløgum og eg minski aftur um hvussu nevndin tað var um tað var rættarnevndir tað var tað sikkurt gú eg var ír íslandify o nøkum árum síðani

tá fóru ta yvir at hyggja eftir hvussu íslendarar settu í gildi allar hesar her es reglar og tá var teli faktiske í velmaktini og tað sum tey fingu at vita frá ministeriuni sum tey vóru í a msitingi mnisteriun tað var bara tað teli faktiskt koyrdi fýraogtjúgu tímar í døgnu full drøn á kassan takið skramblaði burtur úr tí es direktiv og teir trossaði bara fyri setti eg í gildi og tað næsta morgunin teir komi upp afturer tóarin stóru stápul á borðinum aftur krossaði í gildi og og tað var tað var líkasum tað sum rættarnevndin haldi eg tað var í rættarnevndini fekk at vita at at soleiðissoleiðisskuldi man gera fyri at fáa eses direktivir í gildi tí at at at halda skilát í og umsetra tað tað var eingin livandi kjansur so tey hopa bara upp á tað besta tað segði liminin tá ið tey komu heim aftur aftur t eg gingi eg gangi út frá tað pakska hvør orsøkin til at hetta er h hendan sløgan akkurát nú er íkomin tað tað fáa okur væl at vita frá landsstýrismannini og bíða í spenningi eftir øh í grønlandi er eisini verði nevnt at grønnarar vóru ikki so intersseraðar í okur hava havt tað fyri útnorðrannum nakrar ferðirnar um um tað var ein ein ein ide at grønlendarar eisini vóru við í hesum her vælsignaða hoyvíks sáttmálan og tað avvísti tey blankt men úrslitið er sovit sæð líkamikið tí íslandarar hava yvirtikið meira og meira í grønlandi og eg eri meiri aktivr ú grønlandi nú ennteir nakran tíð verið fyrr bæði hit og dit tað at at at íslendingar hava yvirtikið her í føroyum ta er ein frívilig søla sum teir sum skuldu standast fyri at gera at fáa loysingirnar framd í føroyum skjótast møguligt teir hava staðið ádda feri at selja góðar gamlar væl etableraðar føroyskar fyritøkur yvir til íslendskar fyritøkur sum í dag e bara kur bara taka runt um havnini í havn er er eg veitikki um nøkur friføroysk fyritøku er tað er smyrðilagin kanska tað restin er so farið á íslendskar en øh okur hava útnorðaráðnum fleiri ferðir prøvað at at leggja upp til at mann fer betri samskifti við grønlandð altso flutning ar vørum serliga tí tað hevur gingið øgiliga trupult hjá grønlendingum at vera við í ella at fáa fyrimunir av eini modernaðiri flutningi men tað er so í dag blivið betur ía við at íslendingar og grønlendarar hava sligið ikki saman eru so eirgarar av flutningin millum grønland og

men sum sagt at hetta her eitt hætta segði kortet í hesum her uppskotunum tað tað má mann í øllum førum siga og so muguku bíða eftir hvat í spenningi eftir hvat ið landsstýrismaðurin hevur at siga um hví hendan støða
hann akkurát uppstendur í dag takk fyri ja takk
tað er viðmerking pállarenatygvu ger so væltakk fyri formaðurin eitt av endamálunum við hoyvíðssáttmálan tann upprunaliga varð settur í gildi varð at at hann skuldi tryggja frían flutning av kapitali millum londini kundi hugsað mær at spurt hennrik old um mann kundi hugleitt eitt sindur um hvussu hann heldur tað hevur hepnast hjá føroyingunm at á eitt nú keypt seg inn í í íslendskari fiskivinnu samanborið við við tí hepni sum íslendingar hava havt til at
keypt seg inn í føroyska visvin takk fyri
formaður nei eg haldi ikki at tað kann sigast tað hava lukka serliga væl eg veit ikki u um nakrar nøkur føroyskt føroysk fyritøka eigur nakað at nevna íverligt í í íslendska tað eri eg ikki ordiliga sikkur í altso kanska okkurt smávegis tað veit eg ikki men hin vegin hevur tað lukkast í ólukkum máti og sa síðstu dagarnar skilt a lagnum so er tað lukkað serliga væl eisini hjá nøkrum av teimum so at eg haldi ikki at taðhevurgingið væl at fara í útnyrðing tað hevur gingið nógv nógv nógv skjótari undan vindunum í í í í landsnigu tá hann er
nógv skjótari takk fyri ja takk næsta røða er frímunt rasmussen ger so væl
ja takk fyri tað harra formaður ja ja til viðgerðar er so eitt uppskot um ati taka lógina til til hoyvíkssáttmálan úr gildi en hetta er ikki ein eitt uppskot um at ógilda hoyvíssáttmálan hetta her er hetta er bara at taka lógina úr gildi vit vita ella vit inni her vita hvørtfaltil tað at tað er munur á at viska okkurt er eitt uppskot til samtyktar ella við staher e glógaruppskot og tað har er tað grein fimmoghálvtrýss í stúrisskipanarlógini sum sum er er tað sum alla tíðina sum hevur verið gjørt reg veit iki umann skal siga gjørt fortreð í hesum málinum men tað at mann hevur viski eg bara les tað sum
stendur í í hvørjanin fimoghálvtrýss ger so væl løgslóg ella parturav løgslóg hevur ikki gildi um hon gongur ímóti millumtjóða sáttmála og tað er faktiskt tað sum og ja t tað er faktiskt tað sum hon hevði faktiskt ikki gildi taðvl seg a athetta her hesin sáttmálin her at ívit kundu koma út fyri tí at at at at vit hava gjørt eina millumstjóva sáttmála at hon hevur heivt hægri stig enn okkara løgdingslógir hava og tað er ikki tað er ikki gott og tá ið tað verður tikið fram oynsini tá i tvey túsun og scekstað ið hetta her varð stóð fyri tá tað vóru tað stórar stórar ágangur um hvat mann skuldi um tað skuldi vera uppskot til samtyktar ell likkjir og tiv helduvíst so hava vit í dag landsstýrismannin sum vara ímóti tí at tað skuldi vera á løgtingslóg og og tingformaðurin eisini var eisini ímóti umframt aðrur so og nú hevur tað nú hevur nú hevur so mann valt at at leggja uppskot um at at avtaka hesa lógina og eg gangi út frá t t at hetta her landstýrismaðurin hevur verið í í í í í í samráðingum eftir samskifti við starvsbróður síni í íslandi mug eg gangja út frá tí at hetta uppskotið her er komið sum ein eitt úrslit úr tí tað nei nei men tað kann so tað kann landsstýrismaðurin so bara taka og og siga okkurt um tað sum eg og tá ið so hetta tá iðheimsáttmálin bleivsettur inn so bleiv hann settur inn sum altso allur sáttmánnurin sum er bleiv settur inn sum eitt sum ei sum eittsum eit løgtinslóg í løgtinslógini all teksturin sum hann er og hetta her var ú endamáliðvið hesun her var jú at at hetta skuldi vera eitt eitt øgiliga gott eitt gott fundament at byggja á millum ísland og og føroyar og nú kemur tað aftur inn á tað at har sum vit hava at tað bleiv ikki í teimum somu mann kann siga í teimum somu stigunum at í í har sum í íslandi bleiv tað til samtyktar og her bleiv tað ein lóg men tað vóru alt skuldi verið ordiliga opið ímillum føroyar og ísland menmen tað vóru vissar avmarkingar vóru statverk galdandi tað verið komið inn á tað tað sum hevður verið við útlendingum innan fyri fiskivinnuna men so tað endamálið við hesum her er tað at at sáttmáliin ikki ghevur lógargildi og tað tað hevur ongan og hetta her uppskotið hevur hevur slett ikki nakra ávirkan á sáttmálan sjálvan um lógin verður vit hava jú havt ein orsøk til at tað bleiv gjørt til lóg var tað at at fylgilógirnar ella tær lógirnar sum hoyra til hetta her vóru ikki kanska klárar tá men tað hevur mann so klárað at gjørt í hesi árini í í sum er gingin er at mann hevur gjørt tað men ein spurningur sum eg kanska sum kanska landsstýrismaðurin kann lýsa ei lýsa sindur tað er tað at at ætlanin er at at fáa hoyvíkssáttmálan lýsnan í kunngerðarblaðnum í sambandi við at lógin verður sett og gildi eg verði ikki so øgiliga kir akkurát tá tað kemur til tey tingini men visti tú skalt líkja lýsa naka kunngerðarblaðnum so so gangi eg út frá at tú mást hava okkurt at kunngerða út frá eina lóg ella ella eitt ella annað tað kann kanska landstýrismaðurin koma eitt sindur nærri inn á hvussu tað verður gjørt so eg haldi ikki at eg haldi hetta málið er øgiliga einkult eg haldi tað var eitt sum eg skuldi skuldi taka líka uppi sum undanfarni røðari var tað varð tann tað var hennrik old sum nevndi at at nú vendi tað allar møguliga verðin men ætlaði at siga sáttmálan upp at at mann nú fekur mann lógina úr gildi eg haldi tað er tað er munur á at siga sáttmála upp sumundanfarni landsstýrismaðurin í íutlansmálinu gjørdi og at og so at taka lógini úr gildi tað er tað er líkasum tann grundleggjandi munurin sum er á teimum báðum tingunum so tað er vit fara at geva tí ena góða viðgerð í uttanantsnevndini og har íð har ið teiru partar sum eru neyðugur at taka inn verða tiknir inn ja takk fyri ja takk so er næstur at røða pállareynatúgvu ger so væl
ja vit hava í okkara felags søgu rikist í norðurhøvum

tvey túsund árini ella okkurt sovorðið kanska fimtan hundrað vit norðbúgvar øhsummi av okkum hava búsett seg á á teimum leysu oyggjunum í í íslandi føroyum og hetlandi onnur eru eitt sindur fastari ít í í amerikanska kontinentini vitsum at siga grønland og og so so okra

so vit hava vit hava í øgiliga stóran mun eina felags søgu og jónasha motsfæltisáli okara góðir vinir í grønlandi nn hann hevði eina lítla søgu um um hesar reikanna hjá norðbúgvinm hann segði tað at teir sterkastu víkingarnir teir fóru úr norðeg til føroya teir sterkastu av teimum fóru úr føroyum til íslands og teir sterkastu av teimum fóru úr íslandi til grønlands og so segði hann við einum smíli og teir drópu vit so tað er hvussu ein partur av av av søguni hjá okara felags søgu her í norðurhøvum og samstarvið ella samstarvs sáttmálarnir hava kanska at síggja til at onkuntíð fyrr verður meira primitivur enn enn enn teir eru í dag kanska meira meira víkingardystir har sum vit hava har sum vit hava bært um kvinnur og um náttúrurættindi og so framvegis

og endamálið var at mann skuldi tryggja rættvís kappingarkor at mann skuldi víðka búskaparligu viðurskiftini elta samlaðu eyndina at mann skuldi menna og fremja a londini millum og eisini at mann skuldi beina burtur forðingarnar og tað ljóðar altið øgiliga gott taðtað er einki ivast í tí eg haldi eisini vit vit skulu skulu hava tað sum mál at vit at vitsættast væl við okkara grannalond og ísland er so avgjørt eitt av okkara um tit hava verið í haldgrynskirkjuni nakrantíð og um tit hava verið uppi í torninum so síggja tit at haldgrømskirkjan hevur tríggjar klokkur í teir størstu klokkuni í haldgrønskirkjuni í torninum har standa innritaði trý orð tað stendur dýrd vald og virðing og hvør hvør hvør sær er tað er tað øgiliga sterk orð einki ivas um tað og saman fáa tey hvussu eina upphæddur størri týdning og eg haldi htað er øiliga týdningarmikið at at vit hava tey orðini við okum í okkara samstarvi kanska serliga við okara nærmastu grannar at vit royna at hava hava so friðarlig og góð viðurskifti vitar sum yvirhøvur gjørligt at vit tryggja at tað fólkaræðisliga valdið hevur sítt kjølfesti í fólkinum í hvørjum hvørjum ymiskum landi og at at virðingin fyri hvørjum øðrum er á tí støði sum mann kann vænta av framkomlum demokratiskt hugsandi fólkum

tá tað er sagt so eru tað sjálvandi eisini viðurskiftir summi sum kunnu tykjast ójøvn hvussu er tað ein kensla síðan síðan hoyvíssáttmálan bleivbleiv bleiv staðfestur í sáttmála og í lóg í føroyum men í uppskoti til samtyktar í íslandi haldi at øgiliga nógv í føroyum hava havt tað kensluna at at føroyar hava verið fyri vatnbýti í í teiri samlaðu støðuni í tí samlaða samhandlinum eg veit ikki heilt til fulnar um tað er rætt men tað er einki ivast í at at íslendsk vinnulív hevur fingið sterkari fótafestu í føroyum tey fimtan áruni sum eru farin enn tað hevði frammanundan og um so er at at mann við greiningum frá landsstýrismannsus síðu kann staðfesta tað at at íslendingar í í ov stóran mun ella í nógv størri mun fáa gagn burtur av burtur úr hesum sáttmálanum enn føroyingar fáa so er tað avgjørt nakað sum vit eiga at meta og eftirmeta her fimtan ár aftaná sáttmálin er er gjørdur til hesa lítlu teknisku broytingina sum landsstýrismaðurinleggur upp til at at vit seta lógina rammulógina rundan um um hoyvíkssáttmálan úr gildi haldi ikki vit hava so nógv annað at siga enn at at vit taka undir og og síggja tað sum frægast at mann fær at mann at mann fær staðfest tey viðurskiftini sum skulu sum skulu valda sum skula rúma íslandssáttmálanum í teimum serlógum sum nú einaferð skulu vera tað er óófatiliga stórum týdningi at at vit føroyingar hugsa um at at varðveita tað sum føroyskt er sum føroyskt og og serliga síggja vit nú á fiskivinnuøkinum at at tað er hvussu hvussu rættiliga sterkar intigatiónir um at íslendska ávirkan í føroyskari fiskivinnu er er størri enn gott er og eisini størri enn tað sum lógin hevur hevur hevur heimildað í hvussu soer effektin av av tí mátanum sum sum lógin verður umsitin hevur størri ávirkan enn enn tað sum upprunaliga er ætlanin og tað haldi eg tað fellinú ikki undir undir landsstýrismanninum í uttanríkismálunum beinleiðis men tað eru hvussusær nakað sum vit sum sum samla politisk skipan mugu tryggja okkum at at at at vit varðveita rættin til tilfeingið á á føroyskum hondum tað má ikki tann støðan má ikki henda at at onnur fara avstað við við tí tilfeingi sum sum sum skaparin hevur givið okum ella sum okara samfelag er er er er harjivi tað er rættindi sum vit skulu tryggja føroyskun eftirkomarin fyri allar tíðir og tað er uttan mun til um um um lúsin er íslendsk hollendsk ella ella sponsk tað er er tað tilfeingið sum sum okara eftirkomarar skulu skulu liva av og skulu menna menna okara samfelag við

yvir íslendskar fyritøkur í føroyum ella íslendskt áttarfyritøkur í føroyum samanborið við føroyskar fyritøkur í íslandi tí tí tí sjálvt um vit skulu loyva hvørjum øðrum rásarúm hjá hvørjum øðrum so mugu vit tryggja okum at at í tí samlaða roknisstykkinum kann tað ikki vera soleiðis at at tann samhandilin fara á gongur annan vegin soleiðis at annar parturin etir seg upp etir seg inn hjá hjá hinum meðan tað mótisatta ikki ber til skulu vit tosa um eina stóra búskaparliga eind millum tvey lond so mugu vit tryggja okkum at at føroyar eisini fáa sín lut og hann skal sanniliga eisini síggjast aftur í tí samlaða stykkinum so so sum eitt absolutt minstamark haldi eg at vit í nevndini mugu fáa at vita hvussu tann samlaði samhandilin er millum føroyar og ísland og at føroyingar hava hava sítt gagn burtur úr sáttmálanum eins væl og vit vit sjálvsagt eisini noyðast at lata til onnur sum sagt dýrd vald og virðing stendur í stóru kirkju í haldvgrumskirkjuni og tey trý saman mugu gera tað at vit hava kensluna av at vit fara inn í hetta samstarvið við íslendarar á jøvnum føti og við við góðum huga vissu vit ikki kunnu tað so haldi eg vit av røttum eiga at taka spurningin upp og eftirmeta ikki bara spurningin um um um ella hoyvíðssáttmálan skal verða ásettur í lóg men eisini um vit í heilatikið skulu hava ein hoyvíssáttmála
takk fyri formaður ja takk so er tað við
er bjarnihøraso petersend ger so væl takk fyri harra formaður sera áhugaverdar hugleiðingar hjá polla reynatygvum eg hugsi nemliga um hetta her við at at sáppmálin kanska hevurpotensialið sum hevur verið ítí hevur útartað sigu øðrvísi í mun til íslendska íløguhugin í føroyum og føroyska íløghugin í íslandi og tað hevur sikkurt eisini ávirkan á vøru vóruútflutning og tænastuútflutningum sum framvegis og í mun til tað so mann hevur í øllum forein inntrúkk av at tað eru øgiliga nógvur íslendskur ornarskapur ella generelt útlendskur ognarskapur í føroyum ymsastaðni í nógvum ymiskum vinnungoyrum hvussu skal mann kunna ella hvussu metir pollareðantøkvu at mann kundi farið í kortslagt eitt sindur hvør støðan er og hvat hoyvíkssagt sáttman reelt hevur elvt til ísamhandinum millum ísland og føroyar tí at sum nú e

ja takk gerso væl patlarenatygvu ja takk fyri bjarni kárasom petersen ja sjálvsagt skulu vit hava eina vinnuskrá í føroyum sum púra greitt sigur hvat slag av virksemi er í føroyum ella hvørjar fyritøkur er í føroyum og harafturat eina útgreinaða lýsing av hvør i eigur tað tí tí sum sagt er tað øgiliga týdningarmikið at vit til einoghvørja tíð tryggja at tað eru okara eftirkomara sum eiga rættin til tilfeingið í føroyum og tað er uttan mun til um tað er um tað er um tað er náttúru uppi á landi festir jørð ella tað erurættindini í sjónum tað tað mugu vit til einog hvørja tíð tryggja okum og tí tí er tað eisini eg haldi ein grundleggjandi fortreyt skulu vit tosa um ein framhaldandi at hava ein ein eina búskaparliga eind saman við íslendingum at vit fáa tey viðurskiftini lýst púra greitt tí soleiðis sum tað sær út nú so sær tað út sum vit eru blivin ein øgiliga lítil líttil beiggi
í tí samspælinum takk fyri ja takk næsta røða tað er bjarni kárasum petersen ger so væl
takk fyri harra formaður vit viðgera eitti uppskot sum hevur tað eitt sindur knorsluttu yvirskriftina á uppskot til løgtingslóg um at seta úr gildi løgtingslóg um at seta í gildi hoyvíkssáttmálan og bakgrundin av hesum her er kanska fyrst og

ella er eitt sindur lógarteknisk av náttúr øí og við at mann traditionelt tá mann samtykkir altjóða sáttmálar ella millumtjóðar sáttmálar so er kanska tann rætti loysin at gera tað uppá er at at gera tað við einum uppskoti til samtyktar og at landsstýrið som kemur við hartil hoyrandicerlóggávu fyri at fáa umrætta sáttmálan til at virka í tvey túsund og seks tá ið mann samtykti hoyvíðssáttmálan tá gjørdi mann tað við løgtingslóg og tað er ikki so vanligt og tað er eg veit ikki ordiliga hvør motivatiónin hevur verið tá tú kanska bara verið tað at tað hevur verið fyrstu sáttmálið á sínum slag og at mann ikki hevði nakrað siðvenju á økinum h men tað hevur sikkurt eisini nakrar aðrar impligatiónir sum undirritaði ikki ordiliga dugir at atat útgreina so væl ø tá tað kemur til viðurskiftini millum ísland og føroyar so kann mann í øllum førum staðfesta at vit hava eina landafrøðiliga mentanarliga og søguliga søguligan felagsskap og hava havt tað í fleiri hundrað ár um ikki meir enn túsund ár tí er tað bara natúrligt at vit eisini hava samhandil við hvønn annan og samstarva tvørtur um lond bæði í mun til vinnulív og í mun til onnur ting men tað hevur verið eitt sindur umrøtt í hvønn mun hoyvíkssáttmálan hevur verið gagnligur fyri tað føroyska samfelagið eg eg havi eitt eitt inntrøk av at tann at hoyvíkssáttmánn kanska í størri mun hevur verið íslendsku tjóðina til góðar enn tað føroysku tað veldst sjálvandi um hvussu mann hyggur upp á tað eg haldi at tað tykist at vera meira vøru innflutningur úr íslandi her í føroyum enn øvugt altso vit innflyta nógv úr íslandi men útflyta kanska ikki so nógv til íslands vit hava øgiliga nógvir íslendskir íleggjarar í føroyum teir hava eginpening í magn teir hava eginpening í heyg teir hava ognarskap í fariskip íslendskir íleggjarar eru nokk so nógvastaðni í føroyska vinnulívinum og føroyska búskapinum men í sær sjálvum er tað einki galið í tí at hava útlendskir íleggjarar er slett ikki neytúrliga nakað keðiligt nakað men ein íleggjari hann ger neyðugar íløgur bæði fyri at byggja nakað upp men eisini fyri at tryggja sær eitt eitt ávíst avkast og í tann mun haldi eg mann kann siga at tað er tað tykist í øllum førum at vera ein ein ella onnur ójavnvág í tí samhandlunum sum eru millum føroyar og ísland og tí haldi eg ati at mann átti kanska at hugt eftir um hoyvíkssáttmálan air tænir sín endamáli tað er so eitt sindur ein ein seperat viðgerð men eg haldi absolutt at tað er áhugavert at taka upp serliga nú tá ið mann hevur søgur um at íslendskar fyritøkur gera ting í føroyum sum kanska ikki eru so so ábyrgdarfull og at mann heldur ikki av tí at mann ikki hevur serliga greitt yvirlit oggjøgnumskiftini um ognarviðurskiftini í føroyum soleðis yvirskipað eskal ikki siga teg galda galdandi allastaðni so haldi eg eisini at tað skuldi verið gjørt at arbeiði í eitt kortslagt tey ognarviðurskiftni sum eru í føroyum sum hava almennan áhuga annars

argumentið í í viðmerkingunum til hetta uppskotið er at nú tá ið mann hevur samtykt tær neyðugu serlógirnar sum esum vóru fylgibroytingar av hesum sáttmálanum nú metir mann ikki ati at tað gevur meining at hava hoyvíkssáttmálan í gildi sum løgtingslóg og tí setur mann tað í gildi men har við so altso alt tað sum sáttmálan bindur partarnar um er statvekk manifisterað í aðrari lóggávu htó stendur tað á við viðmerkingunum at tað at kalla øll ting men ikki øll ting eg kundi kanska kunnað hugsað mær at spurt landsstýrismannin hvat ið ikki verður loftað ella hvat dettur niður millum ristina og mann so kann siga um mann avtekur lógina um hoyvíkssáttmálan men varðveitir allar tær serlógur ið eru rundanum sáttmálan eg havi annars ikki so ræðuliga nógv at leggja afturat í hesum umfari øh nú fara vit sjálvandi ikki at hava møguleikan fyri at viðgera hetta her tá ið framsókn ikki hevur umboð í uttanlansnevndina men m undirritaði fer so at royna at fylgja við allíkaval og so vóni eg bara at tað fær eina eina góða
ger í nevndini takk fyri hata formaður ja takk næsta røða verður anniku olsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er ein ógvuliga stutt lóg um at seta hoyvíkssáttmálan úr gildi við lóg men tað merkir ikki at okur seta sáttmálan sjálvan úr gildiaftur í tvey túsund og seks bleiv hesin sáttmálum hetta her felags búskaparøki millum føroyar og ísland sett í gildi við serligari føroyskar lóggávu hetta at okur kunna flyta vørur og tænastur persónar og kappital ímillum londini frítt man er síðani komin eftir tí at tað er øgiligani óheppið at skipa ein slíkan sáttmála í lóggávu heldur enn athann gjørdist sum íslendarar gjørdu at mann setti sáttmálan í gildi við einum uppskoti til samtyktar og hetta hevur verið ein afturvendandi diskussión eisini her í tinginum at okur kanska bundu okum sjálvi meira niður og at tað eisini koma í stríð við føroyska lóggávu at mann setti ein slíkan sáttmála í gildi við føroyskari lóggávu og tað hevur eisini alla tíðina verið ein diskussión millum politikarar og í føroyska vinnulívinum at okur hava hildið at føroyar hava verið fyri vanbýti í hesum sáttmálanum tí at tað hevur verið lættari hjá íslendarum at sloppi framat í tí føroyska vinnulívinum og í tí føroyska samfelagnum heldur enn at føroyingar eru slopnir framat í íslandi og eg kann kvotfat minnast næstan á hvørjum ári so hava uttanríkismálaráðharrur hitst og diskutera hetta her við at at landa lodnina í íslandi mær vitandi er tann spurningurin ikki komin upp á pláss enn men tað kann landsstýrismaðurin í uttanríkismálum kanska greiða nærri frá men tað er bara eitt pikka lítið dømi um at íslendar eru øgiligani protektionistiskir í teirra atburði mótvegisí føroyska vinnulívinum teir duga at verja sínar tænastur tær duga at verja sítt vinnulív tar duga at verja sínar vørur kanska betur enn nakar annar og kanska kundu okkur lært eitt lítið sindur av tí ø eg kundi eisini hugsað mær at spurt landsstýrismannin um hvørjar tænastur og hvørjar vørur hava føroyingar fingið inn á tann íslendska marknaðinin eru nøkur broyting komin í eru íslendarar meira opnir nú til at at lata føroyskar vørur sleppa framat í íslendska marknaðinunm tí sjálvandi ein ein sáttmála av slíkum slag sum hesum sum jú er ein ein stórhending í sjálvum sær at okur fáa ein ein fríhandilssáttmála ímillum føroyar og eitt annað land er jú fantastiskt men vist tað er at sáttmálan ikki røkkur sínnum endamáli so er tað jú ikki nakað kalsk ka mann siga gott í í sjálvum sær eg kundi eisini hugsað mær at spurt landsstýrismannin um hvussu tað gongur við øðrum fríhandilsavtalum hvussu tað gongur við fríhandilsavtalum við eitt nú es kina bretland og so framvegis hvussu gongur tað við at fáa teir sáttmálarnar í lag føroyskt vinnulív hevur ómetaliga nógv at geva ómetaliga nógv at selja ómetaliga nógv at bjóða men marknaðurin í føroyum er øgiligani avmarkaður so tí er tað øgiligani umráðandi at okur sleppa framat øðrum marknaðinum marknaðum tað verður seg bæði í íslandi og í europa so hetta var bara nakrar spurningar afturat harra formaður eg skal ikki leingja orðaskiftið óneyðug á nógv hetta her er nokk so greitt annars at seta sáttmálan úr gildi við lóg hvatihaldi er ógvuliga skilagott og tað fara okur sjálvandi at taka undir við í uttanlandsnevndini og at lat hann hava tann virkna sum hann hevur nú bara sum ein sáttmála og so ger mann so tillagingar í føroyskari serlóggávu
hvussu tað er neyðugt takk fyri harra formaður
jatakk so er ta brannis sandersen viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður ja hetta viðútlendskum eigarskapi í føroyskum fyritøkum í føroysku vinnulívinum er eitt heitt epli fyri tíðina øhvit hava stuttsíðani frægt at skeljingur sum eigur magn í í føroyum tekur sær eitt vinniksbýti sum er trý hálvfems milliónir fyri árið í fjør samstundis sum teir hækka skuldina við trýss milliónum í fyritøku øhspurningurin hjá mær er hvat heldur annika olsen generelt um hetta her við ati tað sær út til at í í ávísum førum atútlendskar fyritøkur fara avstað við peningi úr føroyum sumí ólukkumát er tað uppá tíðina at fáa nakrarregulatiónir sum siga at vit kanska ikki hava so nógvan útlendskan
kapital inni takk fyri
ja takk ger s væl anikolsen ja takk fyri harra formaður ja og takk fyri fyrispurningin frá brandi sandoy hugsi at brandur sandoy bæði eri rættiligani samd um spurningin um útlendskan eigaraskap í føroysku fiskivinnuni til dømis fyri at líkasum lofta tí spurninginum og yvirhøvur í føroyskum vinnulívi altso eg hugsi at okur hava verið foropin okur hava verið foropin í mun til at bara at góðtaka ting og og selja burtur av arvagostinum ella av silvurunum í í kystupottinum hjá okkum at at okur eiga at vera meira varin og vera meira protektionistisk í mun til føroyskt vinnulív tað er eingin ivi um tað

og takk fyri góðar viðmerkingar góðar røður

dámdi væl at hoyra pálla reynatúgvu tosa um hetta her tosaðu so positivt um um íslendarar og hetta her at ok skult royna at hava virðilig og góð viðurskifti við teir

tað er tað viktigasta a øllum og tað kann mann fáa suman hevur ein góðan deolog brúkar tíð uppá at tosa við fólk so trúgvi eg at tað eydnast tað trúgvi og tað er tað sum eg eisini vil siga við við hennikold jú eg kenni bara til góðar fundir síðani eg byrjaði hvussur við íslendarar eg kenni bara til vitskap og og blíðskap og tað skuldi bara mangla frá báðum síðum at mann ikki skal í onra parti av heiminum kunna tosa seg til rættus men lakal líka taka tað dømi sum ella tað sum hennikold hevði trupult við at við at skilja tað var her at mann agran setthan gildi aftur sáttmálan og nú tekur hann úr gildiann setir hann úr gildi aftur tað tað gera okur jú ikki sum fleiri hava víst á tað er lógin sum verður settur í gildi ikki sáttmálum og fyri at fyri at koma niður á á á á kanska eitt meira einfalt støði enn hetta tí hetta er ikki helligold las fyrstu síðuna hann las ikki allar hinar síðurnar sum greiddi frá og tar eru veruliga torskildar men okur kunnu gera tað eitt sindrur einfaldar latð okkum taka myndina av av bussunum sum kemur til smyrul á krambatanga

og bussurin fer við teimum leiku bara tilfeldivíst siga at hann fer til vágs og setur ein og ein og ein og ein og ein av í vági til síðst er bussurin tómur nú hevur bussurin gjørt sína uppgávu hann hevur ført nakrar pensaserar frá smyrli og til heim til har teir skulu vera í vági ella til arbeiðsplássi ella hvar ter nú skulu nú koyrir hann tómur heim aftur til eigaran ttað er ikki brúk fyri honum meir til hasa uppgávuna hann hevur gjørt eitt gott arbeiði morgunn eftir so fer hann at sanka vágbingar og aðrar uppaftur og koyrir teir aftur til smyrjil og aðrastaðni tað er akkurát myndin av hesi lógini lógin er bussurin innihaldið til sáttmálin lógin hevur gjørt sín virkna hon hevur gjørt tað uppgávana hon hevði akkurát sum bussurin at koyra hesi fólkini hagar sum tey hoyra til í vági sumpa lopra porkeri so víðari hendan lógin hevur syrt fyri at hoyvissáttmálan er komið so væl ja hagar sum hann skal hann hevur gjørt so góða virkna sum mann kann tað er ikki brúk fyri henni meir og tað er tað sum okur gera í dag og taka hann av so sigur onkur hvør var tað jú tað var bjarni kárasom petersen hann sigur hvat nú vissi okkurt er dottið niður í millum og og og og og ikki koma upp á pláss jamen tað er eingin trupulleiki okur vita ikki um nakað ávíst hann bað um okkurt ávíst um dømi okur vita ikki um nakað dømi men skuldi tað hent so er loysn fyri tí tí so hava okur í hoyvíðssáttmálanum ikki lógini hon er hon er farin hon fer men o hoyrissáttmálan sum er settur í gildi og sum ikki fer í gildi so hava okur í hoyvíkssáttmálanum eina paragraf sum sigur tað at ein felagsnevnd situr og arbeiðir og møtist regluliga við embætsfólkunum í báðum londum umframt at ráðharrarnir eisini møtast sum møregluliga og hon tekur sær av sovorðnum viðurskiftum sum skuldi uppstaðið vista nú knappliga vís seg hó her var okkurt sum kiksaði okkurt sum ikki varð gjørt tá ið lógarbleivt sett úr

og frimunt rasmussen spurdi eisini um hetta her við lýsing í kunngerðarblaðnum at hetta skal lýsast í kunngerðarblaðnum at hoyvissáttmálin skal lýsa lýsast kunngerðarblaðnum um tað ikki kravdi meira enn bara tað tið mann lýsti um tað ikki skuldi vera ein ein viðgerð her í tinginum so víðari nei tí at hoyvssáttmálin er tá ið lógin bleiv lýst er hann lýstur í kunngerðarblaðnum og tað hann skal lýsast nú aftur tað er reint praktiskt tað er reint praktiskt bara fyri tað at tað skal síggjast at hann er har at fólk skulu vita hvar tey kunnu fara at leita eftir eftir tí sum stendur í honum millum annað nógv hevur verið tosað um tekniskar broytingar sum íslendar leggja fyri føroyingar og eg havi ongantíð verið verið samdur í hasum h at eg skal ikki siga tað at ikki okkurt er men men tað er ikki orsøkin til at til hetta snakkið um at íslendarar fáa meiri burturúr enn føroyingar tað er ikki tekniskar broytingar eg havi hug til at siga tað kanska nakað gramligt men íslendarar hava arbeitt meðan okur hava skeldast og grenjað tað er bara soleiðis íslendarar teir hava okum taka nøkur nøkur nøkur dømi burturúr teir hava til dømis

ein ein eina læru fyri fyri fyri meistarar eina meistaralæru tú kann ikki bara í íslandi koma og siga ja eg eri eg havi eina útbúgving sum sum sumlektrikari ella sum sumtimburmaður og eg havi arbeitt sum meistari í føroyum og sovíðari teir siga ja men hvussu er vorðið við meistaralæruni hjá tær hildu lærtlulmeistara visti tú ikki hevur gjørt tað so kanst tú ikki bjóða upp á arbeiði í íslandi bara fyri at taka eitt dømi men tað var nakað tað fyrsta sum eg tók upp tá eg kom til til sum landsstýrismaður og tá tað er við at koma í gongd soleiðis at ein dag so hevur ein føroyingur sum kemur til íslands hann hevur prógv íð hondini hann hevur lært til meistara aftaná a tenn vórðun timburmaður og tí kann hann bjóða á jøvnum føtu við íslendarar upp á arbeiðir í íslandi og og íslendarar hava sáttmála við eu sum okur ikki hava sum hevur hækkað teirra veterinerað støði viðvíkjandi landbúnaðavørum upp á eitt støði sum okur ikki eru á tí kunnu okur ikki koma við okra varum til íslands men høvdu okur gjørt tað sama so kundu okur uttan trupulleikar fera hvat hava okur gjørt okur hav gjørt tað mótsatt okur hava lækkað okra støði tá er eingin trupulleiki fyri hvørjum tað skal vera og koma inn á føroyar iinntil føroyar og og selja íslendarar tí teir hava eitt hægri støði teir kunna koma til føroyar og tó berdagar teir ostøðiligt lægri í føroyumen so er t eingin forðing tí sáttmálin gongur jú út upp á at okur skulu geva somu møguleikar fyri íslendarar fyri føroyingum í íslandi sum íslendarar í íslandi taðil siga at okur skulu uppfylla somu krøv í íslandi sum íslendarar fyri at kunna blíva aksepteraðir og tað sama í føroyum íslendarar skulu uppfylla somu krøv sum føroyingar fyri at kunna koma við sínum landbúnaðarøðrum bara fyri at taka eitt dømi okur hava ikki hækkað okra støði okur hava lækkað tað tíverri okur vóru eg haldi at okur vóru bara tvey ínei okur vórtu trý í tinginum sum atkvøddu ímóti teimum gjørdi tað teimum lækkaði støði innan fyri tað at handfera handfara landbúnaðavørur so nei eg haldi at íslendarar og hetta her eisini um at teir fáa so nógv nógv meir burturúr enn okur tað er ikki bara ein sannleiki visi okur hyggja eftir handli ja so hava teir fingið meir burturúr tað vísa agttøl ír síðstu árini men ikki hvat tænastum viðvíkur og eg kundi nevnt fleiri fleiri reiðiríður til dømis sum menn her ella orsaka tingfólk her kundi farið og tosað við fyri at fyri at funnið útav og hoyrt at tað er ikki so einfalt sum um at íslendarar fáa meira burturúr enn okur tað eru nógv virkir sum sum siga við okum tikr mugu ikki røra við hatta har tykur ána ikki hvussu nógv okur fáa burtur úr hoyvíkssáttmálan men so skali eisini siga tað at at íslendarar eru trupulir at fáa at broyta nakað og tað hevur gjørt tað at okur nú arbeiða ella hava fráboðað teimum at okur arbeiða við visu okur ikki fáa ein betri deolog í lag um um umumlandbúnaðarvørur at taka landbúnaðarvørur burturúr hoyvuðssáttmálanum men tað er so ein onnur søg
takk fyri
ja tað eru viðmerkingar pollareynatigvur tann fyrsta ger so væl takk fyri formaður tað er rættsum jens arana sigur at vit eru runnin av somu rót íslenda eru eitt fólk og vit eru eitt annað fólk sum hevur bæði rættindir og og tilfeingi mann kan siga at handlar eru komandi og farandi men men rætturin at virka og liva hann er varandi g hann skal verða varandi hjá føroyingum tí er týdningarmikið at at ikki gerst ov stór asymitrið millum tann føroyska búskapin uttan íslendska búskapinog vit vita jú tað at at atríkimaður hevur lættari at keypa seg inn enn tann fátæki og tað mugu vit taka hædd fyri vist tað vísir seg at at íslendarar í í nógv størri mun hava fingið keypt seg inn í føroyska vinnu inn í føroyskt vinnulív enn føroyingar kunnu gera í íslandi so mugu vit hyggja eftir teimum viðurskiftinm tað má vera ein partur av eftirmetingin
av sáttmálanum takk fyri
japúra rætt eg haldi at taðtað var pállarenategvur sum nevndi brúkti orðið lítlibeiggi og stórurbeiggi í í síni fyrri røðu tað er hvat fimm ferðamunir falda fimm í fólkatalið hjá teimum so kann mann siga at ja jamen teir yvirkvimju okur nei altso so ok sul síggja hinmuni frá at okur hava ein marna sum e yfy stórur sum marknavurn í føroyum bett upp um marmar og far til arbeiðis og eg haldi at tað er har sum okur hava dugað for illa líka eitt svar til til anniku olsen tað viðvíkjandi hon spurdi um aðrari fríhandilssáttmálar sovíðari og har fara okur nú um nakrar vikur at hava eitt uttanrírðispolitiskt orðaskifti í løgtinginum so tá koma okur
fer hin upp á alt tað
ja takk sor ta andursamdur sovfea viðmerking ger so væltakk fyri harra formaður í í álitinum frá frá meirilutanum í uttanlandsnevndini upp undir jóli tvey túsund og nítjan heitti hesum meiriluti á landstýrismanninm um beinanvegin á fráboðu íslendingum at fáa burturbeint tær teknisku forðingarnar sum íslendingar leggja fyri føroyskum innflutningi av landbúnaavøruni eg fekk ikki við um landstýrismaðurin hevði gjørt tað er tað gjørt ja ella nei alternativun má landsstýrið taka málið upp vi tí fyri eyga at tarna innflutningið av íslendskum landbúnaðarvørum á føroyska marknaðinum hvat hugsar mann ella hvat hugsar mann at mann skal gera við hesa støðuna er ætlanin at gera nakað sum helst yvirhøvur visikki so hava tað eina støðu sum vit hava gjørteina eina politiska semju fyri at taka undir við at seta hoyvíðssáttmálan gildi aftur visi tað ikki er galdandi so er grundarlagið fotki unda tí og eg komi at taka undir við at seta sáttmálan úr gildi

ja takk ger so væl jensranan eg haldi at at dhevur ikki lurtað ordiligt tí eg segði tað at tað var soleiðis at okur høvdu boðað okur hava tosað at okur hava tosað og fultast við við íslendarar um landbúnaðarøkið og teir havar verið so so strævnir at tosað við at okur hava boðað teimum frá at okur fara at taka vi visi ikki nakað hendi nú so fara okur at taka landbúnaðin burturúr hoyrissáttmálan hann bar ikki ort tað

ersvøv ja takk fyri altso eg haldi tað er øgiliga spennandi at hava møguleika fyri útflitað landbúnað vórðu serliga sum at hugsa í í longri høpi her í føroyum eg ætli at spæla í eina serena hvørji er tað tídningarmisti í føroyum at fáa upp á pláss fyri at tað skal vera lættari kanska at fáa eina avtalu við íslendaðir tá hugsi eg um karm kring framleiðslu og sjúku yvirváking og sovorðnum ting sum eg gangi umframt eisini brúka eitt sindur tey ebs-krøvini sum eru til íslendska framleiðslu í dag fær landsstýrismaðurin saknaði komu um tað

jenesn ger su væl okur hava ein stóran trupulleika og tað er hetta atat íslendarar sum so nógv nógv onnur lond teir koyra nógvan pengar teir teir blása pengar inn í landbúnaðurini hjá sær han teir geva tilskot so víðari tað geva okur ikki so tað er ein veikleiki men tað sum eg nevndi eg haldi at bjørt samulsen var skilji segði tað teir vórðu tað vóru tríggjar atkvøður ímóti tá ið føroyar lækkaði standardin á á á tí veterinera økinum inan fyri landbúnaður vri víðari framleiðslu av landbúnaðarvørum meðan meðan íslendarar hava gjørt akkurát tað mótsatta so okra størsta útforging haldi eg tað er at okur fara inn og og royna at uppfylla tey krøv sum skuldi til ein nýmótans númótans framleiðslu av av av av matvørum í hesum førnum innan innan fyri landbúnaðin
annars hava okur ongan kjans at fara til íslands at royna at fáa nakað inn til teir og teirra sína fulla rætt til um nokk dugn takk fyri so fær jóhan dahl orðið
ger sovælja takfyhera formaður tað er verðið nókk hugaligt at lurta eftir hesum her orðaskiftunum um hoyvuðsjápanan tað evur eisini hugaligt at síggja tað ati teir flokkarnir kanska sum ikki vóru so øgiligani nógv ímóti av geranum sum eina løgtingslóg í sínari tíð eina lóg sum var oman fyri nationalla lóggávu at teir í dag hava seg meining tað tók teimum fimtan et hálvt ár at finna út av tí at tað sum varð gjørt íl tvey túsund og seks var fór kert okur vóru nakrir sum staðiliga mæltu frá at mann gjørdi sáttmánna til annað enn eitt uppskot til samtyktar og set eina gildi við tí eins og íslendarin gjørdi tað tí at okur mettu tað at tað vóru for nógv ting sum komu at spæla inn og gera okum verri stillaði enn íslendara eg haldi sjálvun ti at íslendssáttmanr síni heild er eitt gott átak at mann gjørdi ein fransavtalain í ísland okur vistu tá fór í holt við tann tann sáttmálan æti har komi at vera skeivleikar sum eisini bev gjørdu vart við tá ið hann bleiv setti í gildi millu anað enanfri á fiskivinnuna men at at fara í dag og og siga tað at at at at teir eru verri fyri ella okur eru verri fyrr enn teirtað er og geva teimum skyldna fyri tað tað haldi eg ikki er í lagi altso íslendir hava dugað so nógv nógv nógv betri enn okur at fáa nakar burtrúr sáttmánanum og tað at standa her bjarlin hjá røðrarpalli og eisini í viðmerkingum rá fleiri av røðarum at siga tað at mann skal fora íslandarum við at keypa seginn í føroyskt vinnulív altso í mí ljóðar tað sum tað reina hundbuk visti man kann siga tað frá em es røðapalli harra formaður tað er kanst ka for skert men altso tað at mann hevur dugnaligar handilsmenn tað haldi eg ikki kann vera nakað lítið altso at mann hevur sælt vónina mann hevur særð til løguðbetongd mann her selt skipafelagið mann hevur sælt ja magn og og aðrar altso øll hesi feløgini hava veg til sølur til føroyingar eisini hvíssu keypttar tæir ikki ta vr sgðhatað manglaði pengar eg haldi sjálvur tað at okur í ein ása hava tritið egu reiður við at liggja og sov í tímanum og ikki síggja møguleikarir tá ið í ísuróteimus somu møguleikarnur tað er faktiskt tann einfalda søgan í hesum her okur vistu eisini tað at að var gjørdus sáttmálan so vóru tað eina rúgvu av forðingum í í fiskivinnuni sum okur høvdu ímóti íslandi so tað e ikkihørdu her tað gjørdu ikki betr um hnn hevði hevði hna hevði hetta sum lyktinslóg okur vis eisini tað at es sum hev eit s sum er eit l orsakað at íand e sum ustland eftaland teir hava lambúnapakka og tann lambanapakkin er gjørdur við við es tann avtalan og hon ger tað at teir ikki uttan víðari kunna koma inn og gera avtalu við okum um landbúnað tí okur eru triðja land í mun til es og havið hava okur ikki lambúnarpakkan okur fóra í øvultan veg ímuntil ísland okur gjørdust jgjørdu viðukifini lampiligari fyri maturframleiðslu í føroyum fyri at kunna verja okra egnu millum anað efther við at selja frá frá bøndrum og og slátuvirki og annað slætta næstan í hvør næsti tað hevur gjørt tað at okur so absolutt ikki fáa nakran kjans til at fáa nakran lamdbanaapakka við es vist tú tekur ynnsjúkrum og har við fáa fáa meg atgongd sum íslendar da hava tiltetta marknaðin okur kanska havt líka ve líkaspila við íslendarunum tað verja okur ikki so leingi sum okur triðjaland og teir eru ein partur av eus og hava lambanapakka við es so ati eg haldi sjálvur tað at tað okur eiga sjálvur at hyggja tatak í eginbrost og royna at fáa tingini rættaði til til okkra egna besta tað at seta forðingar fyri íslendarar selja kjøt il okkum tað er einki loysn tí eg trúgvi tað at okur heva vera tann stóra taparin tí okur selja sekkum nógv meira til íslands av ymiskum vørum enn teir selja til okum sum sum jens a rana landsýrsmaðuri segði gjøgnum formannin marknaðurn er altso fimm ferðns størri til íslands er til føroyar og eg dugi ikkiat síggja tað um eini seks tóns elaði sjey túsund el tíggju tóns at veksransfruðin koma til føroya fyri ein bíligan penga at tey velta tann føroyska marknaðin ta eg vog keypa hundrað túsund krogur sunju siðlendi allíkavæl tað tað er veruleikin føroyski myndurin klárar yvirhøvurki at meta tað føroyska marknaðin slett ikki við við fimmogtretivu túsund lombun um árið so jens arana eg vil bara ynskj eina hepna hond gjøgnum formanninin við at fáa forbetra henda sáttmánan eg eri øgiliga glaður fyri ati mann hevur broytt ella eftir her nú til at ikki at vera eina eina lóg meir okur havabehildi sáttmánan og um a gera tað soleiðs sum mann upprunaliga haur ætlað at gera tað ella sum hann burdi av gjørtar frá dagi eitt nevnliga tað sum tú og eg og aðrur mæltu til at mann hevur hetta her málið sum eitt uppskot til samtyktar heldur nina løgtinslóg
takk fyri at fáa mær ja so er tað bjørt samuelsen sum fara nei bjørt samuelsen skal hava orð orsaka takk fyri
takk fyri harar formaður ja hetta er ein áhugaverd diskussión ella kjak sum hevur verið í øll árini síðan hoyvíkssáttmálan kom um tað var skeivt tát mann setti hanna í lóg í í gildi við lóg eg haldi meg minnast at tað bleiv sagt tá av teimum sum framdu hetta tú árini eg kom upp í politikk ati at tað var tí at lógarstøðið var ymiskt í í íslandi í føroyum oman av avfyrisikkra skyld sett í gildi við lóg tí ati

orsøkin tilg at taki orðið tí tí at eg haldi at vit eru noydd til nú at beginna at fokuserað í felag samgongu andstøðu upp á hvat ertað vit vilja á tí uttanrikispolitiska økinum ein orsøk til at vit brúka nógvar milliónir upp á sendistovur sum eg haldi er neyðugt og eg haldi vit skulu hava fleiri sendistovu kringkom í heiminum men ein orsøk til at vit brúka orku ogp pengar upp á sendistovurnar tað er jú tí at vit ynskja at kunna menna millum annað okkara møguleikar fyri útflutningi og ynskir mann at menna sína møguleika fyri útflutningi so má mann eisini leggja eina vuliga greiða strategi her heima fyri hvat fer støði mann vil hava framleiðsluna hvussu mann innrættar lóggávu og reglur soleiðis at vit hava teir lógarkarmar sum skulu til sum eru í samsvari við teir lógarkarmar í teimum londunu við skulu útflyta til tí soleiðis virkar tað um allan heim tú sleppur ikki at útflyta vørur vis tú ikki kanst dokumentera til dømis at tær eru framleiddar undir góðkendu viðurskiftum vit gjarna alt hiltað í mun til fiskaútflutning og tað er eisini orsøkin til at fiskur ikki var við í tí lóggávuni tá ið eitt næstan samt løgting tó við nokk so harðari mótmælu frá einum lítlum minniluta samtykti at lækka krøvini fyri grundleggjandi framleiðslu í føroyum tá tók mann í seinastu løtu fiskin burturúr og tíbetur tað hevðiverið katastrofalt vist tað í dag ongar reglur vórðu galdandi fyri framleiðslu av fiski upp til eina millión eg siga hatta her fyri at strika undir at visti mann ynskir at vaksa um útflutningin so kann mann ikki bara sita og siga tað at ja men øll hini skulu innrætta seg til okkara útflutning mann verðir noyddir at spæla eftir somu treytum og við somu kortum sum hini londini soleiðis eru treytirnar tað er væl møguligt at íslendaríslendarar hava tekniskar forðingar tað er tað eingin ivi um men tað men eg trúgvi ikki at íslendar eru nógv órímiligari enn so nógv onnur eg haldi kanska meira avbjóðingin blívur at vit hava eitt sindur trupult við at hava ein nóg lang altso ein nóg langan hoyrissont í mun til okkara í mun til okkara ætlanir tá ið vit vilja vaksa um útflutningin til dømis landsstýrismaðurin sigur nú at hann fer at koma í løgtingi við einum aðalorðaskifti um uttanrikspolitikk tað haldi eg ljóðar ógvuliga gott vit høvdu eitt kjak fyri nøgrum mánaðum síðani har vit heitta á hann um tað og hann lovaði eisini tá hann skuldi koma við tí og har hopi at mann mann hevur við henda partin hvat er tað sum skal til í føroyum fyri at vit standa nógv sterkari í samráðingunum um útflutning vit hava nokk so nógvar møguleikar altso bæði sjálvandi skuldu vit útflyta matvørur so snýr tað seg eisini í stóran munmun um at kunna innflyta ráðvørurnar framleiðar tær í føroyum og so útflyta teir aftur altso kommulering til dømis vvit tosa um vit minnastte imum tosaði fyri nóvum árum síðani nógva um het her við kommuleringsavtaluna við í sambandi við fiskavørður men og tað eiga vit at kunna og vit kunnu taka eitt dømi sum var nógv frammi tá ið hendan her matvørulóggávan bleiv broytt tað var hesar skinkurnar sum mann ynsti at innflyta og so ynst mann ati turka teir undir óløggildum viðurskiftum í føroyum og so ynskt mann faktiskt at kunna útflyta teir aftur men skal mann útflyta tær aftur so ber tað ikki til visst teir hava verið ígjøgnum óløgdgilda karmar í føroyum altso tað er so einfalt sum tað og og og og tað noyðast vit at fyrihalda okkum til tí vit klára ikki at vinna á allari verðini við at ynski at gera tað uppá okkara egna máta so tí harra formaður so vóni eg at vit kunnu fara inn í á meira konstruktivan diolog um t tá ið vit meina at tað vit gjarna vilja vaksa um okkara útflutning tað og eg vil sera fegin at vit stuðla okkara landbúnaðu í føroyum í alla á allan hugsandi hátt og vit fara undir at framleiða nógv nógv fleiri vørur enn vit gera í men at vit eisini lata upp fyri at framleiða nógv fleiri vørur til útflutning sum verða framleiddar eisini við innfluttum ráðvørum tí at at tí sjálvandi avmarka hvat vit kunnu framleiða av ráðvørum vit framleiða í dag minni seyðakjøt til dømis enn tað vit eta sjálvi vit kunnu gott framleiða fleirifalt tað vit eta í dag av føroysku framleiðslu

pá engrið hjá mær er eguliga bara at vit mugu vera nógv meira miðvís í okkara ætlan um um vit meina tað at vit skulu útflyta nógv fleiri føroyskar matvørur og tað heiti á landsstýrismannin um at
tað verur partur av aðalorðaskiftinum um uttanrikispolitikk takrharrarformaður takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið so er orðaskiftið endað og hetta málið vivíkjandi hoyvíssáttmála verður beint beint í uttanlandsnendinum vit koma so til nú eru so trý mál eftir at viðgera í dag vit koma nú til fyrstu viðgerð av løgtsmáli nummar hundrað og fimtan tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtingslóg um miðlástuðul miðlástuðulslóg broyting til verkætlanarstuðul g skuldi biðja um framsøgumenn fyri fólkaflokkinm er tað heðinsacariasen fyri javnaðarflokkin gjóni nolso joensen fyri sambandsflokkin edva jacobsen fyri tjóðveldið beinta løgu jacobsen og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn bjarni kárason petersen fyrst er tað heðin zachareasen sum fær orðiniger so væl
til viðgerðar eru sum formaðurin segði eisini løgtingslóg um broyting løgslóg um miðlástuðul og vissu vit fara til paragraff fýra stykki tveyogtrý verður orðað soleiðis stykki tvey miðlastuðul verður latin verkætlanin sum leggja seg eftir at gera loftborið ella skrivligt tilfar sum verður mett at hava jounalistiska dygd og samfelagssligt virði stuðulin til verkætlaninir verður latin til virksemi ið fevnir ið verður framt í eitt avmarkað tíðarskeið við einum ítøkiligum endamáli sum vit eisini síggja í hesum her uppskotunum hjá landsstýrismanninum so so flytur mann seg fráverandi lóggávu sum er ati mann hevur trýss prosent til

stuðulin er býttur upp í trýss og fjøruti prosent alt eftir hvør søkir og í sambandi við rakstur av í sambandi við miðlastuðul landsstýrismaðurin sigur at landstýrismaðurin ynskir at broyta hesær henda loystin fyri hvussu miðlastuðulin verður verður veittur tað skal tryggjast at miðlastuðulin liðgur upp til tað endamálið hann er ætlaður til síðani tvey túsund og seytjan er játtanin setta fíggjarætlanina ella fíggjarlógina til tess at hækka dygdina á jornalistiska arbeiðinum og at tryggja eitt fjøltøtta útboð av tíðindamiðlum mett verður ikki at verandi loystur er fyri býtið av miðlastuðlunum tryggjar dygdina í jonalistiska arbeiðnum í nóg stóran mun tí verður skotið upp at áseta nýggjan loyst í lógini sum byggir á umsóknir um um ávísar verkætlanir h harra formaður í hesum førinum er tað soleiðis at mann tosar umverkætlanir

vísa á hvat er ja henda her lógin leggur upp til at tú kanst søkja tvær ferð um árið og til ávísar verkætlanir og síðani skalt tú lata inn rokniskap og annað í sambandi við hetta her og síðani hevur mann eina eina miðla eina miðlastuðulsnevnd sum skal meta eftir og um hvat í

síðan tú hevur arbeitt við hesum her og kemur so við hesum uppskotinum og nú má eg bara siga frá mítt viðkomandi eg eri sóu ikki tilhangari av tí at tann sum hevur størst útreiðslur skal fáa mest pengar so tað er tað sum hvussur er í verandi skipan so kann mann siga hví hevur mann so bygt ta skipanina upp soleiðir sum hann hevur í dag hvat hevur ligið aftanfyri og hví man komið við lógini

tað í sær sjálvum hetta her við at tað stendur gott nokk at verandi skipanir soleiðisnar at tað verður útgoldið eftir lønarútreiðsluum og soesær fjøruti prosentini og hsu trýss prosent alt eftir hvørder sum søkir og øll kunna søkja um hetta her eg haldi at tað er øgiliga umráðandi at vit tá vit tosa um miðlar at vit býta tað upp altso vit hava jú tað altso vit síggja norðlýsi og og dimmalating om sosialurin hava sínar viðmerkingar til hetta her uppskotið og tað er eingin ivi um at tann tungi parturin í sjournalistikkinum er sjálvandi tað at reka bløð at fáa tey prentaðu og fáa tæir borið út og tey vísa eisini á hetta her at tá ið hendan lógin kom í gildi í tvey túsund og seytjan tá var tað soleiðisr at mann hækkaði útberingna ella tað sum mann skuldi betala fyri at bera bløðini ot hækkaði við trý hundrað prosentum og mann hevur kanska eitt eitt eitt krav liggjandi sum mann hevur bíðað við upp á trýss prosent og tað haldi eg er eisini rættiliga áhugavert og intersant altso hví ger mann tað kann mann gera tað er tað er tað reelt at kunna hækka eitt gjald trý hundrað prosent tí mann kanska sær at at ein stuðul kemur inn so tann partin er nokk so umráðandi og sambært hesnum eisini ella tað sum mann hev fngið at vita eisini er tað at tað kostar ikki tað sama at bera eitt blað út gjøgnum posta sum a bera ui útbering og so kann mnn siga hvat munur er á tíð sjávandi ntann munurin er sjálvandi tað at tú hevur nakrar reklamur í einum komflutti ella í einum í einum hefti sum tú síðani bert inn ella tú bert eitt blað tað skuldi ikki verið tann stóri munurin í sær sjálvum so er tað portalarnir altso tað at tú kanst fara inn á netið og up á tann mátan selja um boðskap sum er eftir eingin ivi um at tað er ein nógv lættari máti at at bera tín boðskap fram og ein skjótar umhaftu so hava vit tann triðja partin í hesum øllum tað er sjálvandi kringvarpi og vistu vit so hyggja eftir hetta minni meg kanska eitt sindur um hetta her við ríkamannini og molinum sum detta á gólvið tað at vit tosað nú um tvær milliónir sum sum at tað er ein ein ein stór upphædd í sambandi í forrold til hvat annars hvat tð annars verður tikið fyri at reka miðlar í føroyum nú skal tað ikkivera nakar ivi um at eg haldi at tað er øgilia umráðandi at vit hava ein almennan miðil sum kringvarpi sum sum kemur út við einum boðskapi og upp á tann mátan kann seta kann fylgja við og tí at tað er neyðugt tað er neyðugt at vit hava miðlar sum fylgir við hvat tann politiska skipanin ger og hvat ferst hvat ferst fram í samfelagnum tað er tað er tað er eingin ivi um tað tað er við til at styrkja demokratið í landinum og tað eiga vit at hava øh vit síggja eisini í hesium her ati atonkur altso generelt metir mann kanska tað at tað er rætt at hava hendan stuðulin inni og at í summum førum metir mann um at ella onkur metir at mann skal hækka stuðulin um mann skal tað ella ikki veit eg ikki men sjálvandi tá tú skalt býta eina upp út eina penga uppat út so er tað altíð ein ein tvítróttur um hvussu tað skal gerast og hvussu tað verður gjørt so rættvísinda ú einaferð ber til men tað stutt at langa í hesum uppskotinum er tað at tú fert frá at hava ta skipanina sum vit kenna í dag til at fara inn í eina skipan hvar ið tú skalt arbeiða eftir verkætlanunum og tú skalt søkja tvær ferði um árið og tú skalt dokumentera hvat er tú gert og so má eg siga eitt sjálvur sum ikki hóðar mær nakað serliga væl tað er tað at vit í hesum upskotinum sl skal mann so velja trý fólk til at siga okkum øllum øðrum føroyingum frí føroyum hvat ið er góður jornalistikkur og hvat er góðar verkætlanir og so víðari tað er eftir mínum tykki øgiliga ymiskt hvat fólk halda og tá mann tosar um verkætlanir so haldi eg sjálvur eisini at tað at tú hevur eitn miðil sum arbeiðir við jonalistikki er ein verkætlan í sær sjálvum

harra formaður eg eg kann væl fylgja tí sum landsstýrismaðurin kemur inn við eisini hetta her við at tú kemur við eina verkætlan men spurningurin er um tað ikki kundi verið nakað sum var afturat altso og og og og út frá tí tí tað er eftir mínu tykkim átt tað vera nokk so ringt at siga í tag hvat eg ætlað mær at gera í í næstu viku uttan soleiðis at tú arbeiðirvið einum onkrum ononkrari heilt konkretari ætlan vit hoyra oftani um hetta her at at løgini tapa í kappingini tí at tey er ikki nóg skjót á staðnum og tí fært tú ikki selt boðskapin út so skjótt sum hann skal ført rá síðnum harra formaður tíðin hon rennur runtan og men fyri at taka samanum hetta uppskotið so er tað tað at mann fer frá verandi skipan sum vit øll kenna í dag til eina skipan hvar ið tú skalt fáa pengar eftir einari verkætlan ella eftir verkætlan og at vit skulu hava eina eina miðlástuðulsnevnd sum sum skal meta um hvørt hetta arbeiði er dygdargott ella ikki og tað verður eisini lagt dent á at tann nevndin er politisk óheft nú eri eg ikki ein av teimum sum plaga at kritisera og siga hvat miðlarnir um tær eru politiskt ávirkaðir ella ikki eg haldi bara t tað er øgiliga umráðan tí at vit hava miðlarnar og eg haldi eisini øgiliga umráðandi at vit hava tær privatu miðlarnar og men so ella so eru vit øll ávirkaði av hvar vit hoyra heima hendan vegin til handan vegin tað verður so politiskt ella ella átrúnaðarligt ella hvat hann oynur at ska at vera og tí eri eg so yvirornaút frá tí at tað er væl øgiliga ringt at vera tað ljóðar øgiliga gott at vera politiskt óheftur og hvørsjá sínum lati okkum vóna tað tð tat mann klárar tað meni menvit skulu í hesum uppskotinum velja fólk sum skulu siga øðrum hvat ið er góði jonalistikkur og og og hvat er minnigóðir sonalistikkur tað haldi eg sjálvur at mann eigur at hyggja eftir nærri eftir og eg haldi eisini at mann skal prøva at nú kemur málið í mentanarnevndina og tað skal ikki vera nakrar ivi um tað at har skal uppskolið fáa eina góða viðgerð eina sakliga viðgerð og við fara draga partarnar inn sum ella fáa partarnar inn í nevndina sum sum hetta kemur umfata og sum eisini er ein partur av tí sum verður sagt í hesum her harra formaður tíin gangur undan ta eg taki orðið aftur men sum sagt hetta er ein grundleggjandi broyting men uppskotið kemur
í mentanarnevndunum har skal tað fáa eina góða viðgerð takk fyri
ja takk uni rasmussen fær eina viðmerking takk fyri ja tað tað er gott at ðinsacariasen kom inn á hetta her við hvussu hvussu tað er broytt viðprísi at bera út hatta virkar øgiliga ógvusligt hvussu prísurin er broyttur har og so hugsi eg eisini um hetta her við hesar umsóknirnar altso eg eg føli tað eitt sindur soleiðis sum tá mann skal søkja um í mun til hvat mann ætlar sær at tá kann tað skjótt blíva til tað at tað er tann sum dugir best at skriva eina umsókn tað er tað eri ikki sikkurt at tað er tann sum kemur við tí besta úrslitinum tá ið tað kemur út aftur men at hvussu væl mann dugir at skriva eina umsókn tað tað skurrar eitt sindur í oyruni hjá mær men men eg haldi eisini sum heðin sacariasen var inni á a tað er viktigt við at mann hevur bæði tað almenna kringvarpið men at mann so eisini hevur ta privatu soleiðis at tað eisini er mótspæl
í somu førum takk fyri
takk fyri hegnis akariasen ger so væl takk fyri og takk til una í rossinsum í sambandi við ella til viðmerkingina ja eg haldi at hvussu vit hyggja eftir samfelagnum í dag so síggja vit eisini til dømis tá ið vit viðgera umsóknir um starv og annað at tað verður løgdur óliga stórur dentur á tann bókliga partin og alt gott um tað men eg haldi at tann tann praktiski parturin oftani dettur sindur ímillum og tað er olja ringt við at kunna argumentera fyri tí og tað er kanska eisini tað sum kemur at vera í hesum her uppskotinum ella við samband við hetta her at tey sum duga vit hava jú fólk sum eru í trenaði til at seta seg skjastðar umsóknir fáa tað ljóðveldiliga gott og at samleiknar rúgva saman soleiðisnar at at tað er øgiliga átiligt hjá teimum sum skulu viðgera tað og so hava vit onnur sum kanska ikki duga tað so væl men sum kanska eru rættiliga dyktig til at at at gera tað í praksis og í títt praktiska arbeiði
takk fyri
takk jóhannes joensen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja mær dámdi væl at eðinsacristsen nevndi at mann kundi sett vætlanar í stuðulin afturat grundstuðlunum sum er í dag sum mann hækkarstuðulin heldur vistu mani vistu mæn endiliga vil hava verkætlanir inn tá miðlastuðln uttanlanda er nógv størri inntann í føroyum eg hugsi bara at vissu mann skal senda umsóknir inn so kann tað skjótt vera tað t mann skal senda fleiri umsóknir og mann fær avslag hvør hevur tíð og og orku til at gera tað tað er so nógv annað arbeiði sum miðlarnir hava og tað at mann standa kritiskt og ella man skal sita kritiskst og vordera hvat er rætt rættir miðlakunnleiki ella ella hv hvør miðil hevur forkent at fingið stuðul tað er kanska ein ein øgiliga grundleggjandi tanki at mann fra ina og líkasum vísi hvat mann vil hava og ikki vil hava altso tað er ein ein ein grundtanki í í miðloheiminum at at miðlar skulu hava frítt at at útsyggja seg so tað kann vera ein ein ein ein resuktión í miðlohiu
tað er ein skeiðvegur at fara í nærri kundi
ja takk fyri nú ø til forsvar hjá landsstýrismanninum at nú var tð ikki landsstýrismaðurin sjálvur sum skal meta um tað nú hevur mann sett eina nevnd og eg veit ikki um eg segði tað í í mína røð eg altso tað tað tiltalar ikki meg tá ið ið mann tosar um jounalistikk og so víðari sjálvandi tá skal tað inn at gera eina bestemtav verkætlan so skilji eg tað væl at tú kanska kann fáa fólk sum hava vitan oog ogdugnasemu innan fyri tann partin men altso tá eg hugsi um fjølmiðlar so hugsi eg meira um hetta her at fáa eu boðskap út at hann kemur skjótt út at hann breiðir um alt landið at miðlar sum eisini tora at seta seta spurnarstykkin við tað sum verður gjørt eisini á politikarunum tað verður til landsella kommunupolitikarunum so víðari tað er umráðandi í einum samfeløgnum demokratiskum samfelag soleiðisnar atat tey tingini tat
samfelagið verður rætt stýrt takk fyri
takk fyri beintarløgi við jacobsen ger so væl fyri forskuna áhugaverdareygleiðingar hjá haðini zachariasen tí filmirlar eru rættiliga nevnevliga umráðandi eisini í mun til at kunna seta spurningar men eitt sum e jófta sakna í tað er teir fakligu førleikarnir sum haldi sjáldan vera upp at venda teimam tosar um sjóvrn stykt eg veitkantíðu uppskotinum tosað mann um at verkætlaninir skulu hava ein redaktør og so framvegis tað sum eg bara hugsi um um so er at ein verkætlanin fær stuðul og at hon so faktiskt vísir seg at vera sera vánalig hvat hvat ger mann so altso er tað bara tí at onkur sum røðar nevnir onkur dugir væl at skriva eina umsókn og so verður onkur settur á sum redaktørur men tey hava ikki vert fakligur førleikarnir hvat ger mann so tit men tkanst eisini siga okey far at byggja eini hús men um tekjan lekur ella vindoyguni ikki eru sum tey skulu so nyttar tað heldur ikki hvørjar tankar hevur hevðinsagriasen gjørt sær um teir fakligu førleikau
tey krøvini
scariasen ger sovæja takk fyri viðmerkingina tað er tað er eingin ivi um ati innan fyri øll i í sum sum vit hava er tað øgiliga umráðandi tá fakligi parturin er í lagi lat tað verða sagt men eg haldi eisini at tað er øgiliga umráðandi at tú eisini hevur hin partin við tað at at tann vanligi borgarin eisini su ella so sleppur at at royna seg og og so er tað sjálvandi innan fyri tað fakliga tað er nøkur ting sum viðkomandi kanska ikki klárar og og so víðari tí t taðlat tað vera sagt beinanvegin eg haldi hat tað er øgiliga umráðandi at tann fakligi parturin er til staðar og tað anan fyri allar branskir so atmen altso tað er so øgiliga ymiskt visu vit nú hyggja eftir hvat altso hvussu skalt tú meta etaher út frá hvørjum vit síggja til dømis vstuvit færa eini tretivu árastu tíðina tær sendingarnar sum vórðu gjørdar tá og vit hoyra eisini góðar sendingar sum hava verið gjøgnum gjøgnum tíðina mann sigu tæir øgiliga óprofessionellar og sovíðari men tær boðskapurin eru væl øgiliga viktir at fáa út og hann kemur rætt út og tað er og tað rtað er faktuelt tað sum verður
tagt og skriva takk fyri takk fyri tann næsta røða verður djóvn
fyri frú forkvinna ja til viðgerðar er løgtingsmál nummar hundrað og fimtan um miðlastuðulmiðlástuðulslógin og nú hevur framsøgumaðurin hjá fólkaflokkinum verið gjøgnum uppskotið sum so umá eg ætlaði at taka at troy ein et lít sindur upp og so koma við nøkrum

sum tað eisini er blivið sagt so er tað síðan seytjan so er játtan sett av á fíggjarlógini ati við miðlastuðlunum og og landsstýrismaðurin í løtuni metir ikki at vera loystir fyri býti á miðlastuðulinu mg tryggja dygdino sjonalistska arbeiðinum og tí er tað orsøkin til uppskotið og heilt stítt víðari so kann mann siga ati

at treytirnar fyri stuðlunum skulu ásetast í kunngerð og krøv til umsóknina verða ásett eitt nú um verkætlanarlýsing undir hesum hugskot um førleikar hjá umsøkjara og mann kann siga at samanumtikið so verður farið frá at miðlarnir søkja stuðul við útgangsstøði í lønarútreiðslunum til at søkt verður við útgangsstøði í ítøkiligari verkætlan og so verur tað nevnt eisini at við verandi loysti so hvørvis stuðulin í rakstri tað er soleiðisnar at hetta uppskotið hevur verið til til hoyringar og tað er nógv áhugaverd hoyringsskriv komin inn og tað verða væl viðgjørd í uppskotinum og har verður sagt ymiskt altso tað sum eg havi hug at nevna eisini áðrenn áðrenn mann fer víðari í viðgerðini tað eg haldi eisini tá mann lesar sovurt uppskot tá mann hoyrir hoyringsskrivini so er tað øgiliga stórur munur á sjálvum bløðunum og tí luftborna hevði nær sagt ella tað nú er hetta líkasum koyrt undir eitt og eg haldi eitlanas stað at at at tað burdi næstan verið viðgjørt næstan hvør sær tí at vissu hetta fer ígjøgnum soleiðisnar sum tað er so síggi eg fyri mær persónliga at at blaðdeygin er í durinum tað er tað er næstan og tað er eisini tað sum kanska m siga e tey bløðini sum hava havt hoyringsskriv inni koma til har tað verður at tað fer nógv til umsiting og og og og og lønir og hvørt á sínum ella tey at at enntá stendur tað at uppsagnir á á redaktiónum er eisini í vantu a so so tað tað sum

tað at føroyingurin hevur eina ávís í hondini eitlannastað tað tað kann mann næstan síggjast fyri sær sum ikki verandi longur og tað haldi eg eri øgiliga øiliga spell visvisti tað kemur so výtt sum at at at tað kann taka tað hevði verið øgiliga keðiligt visse man nú bara tóku tók tann stuðulin bara vekk títí er púra samdur í undanfarna røðura sum hejinsagriasen sum nevnir tað at mann kundi eventuelt hildið áfram við tí stuðulinum sum er nú og so kundu hesar verkætlanirnar komið afturat tað er millum annað ein av niðurstøðum í tekstunum til lógina um sum stendur at á síðu átta at í hoyringsvarinum sæst at semja er um týdningin av privatu miðlunum í einum fjølbroyttum miðlalandslagi og frælsum fólkaræði men einmælt semja er ikki um hvørt miðlastuðul eigur at latast tó heldur meginparturin av teimum sum hava svarað at miðlastuðul skal veitast og akkurá í hvørjum formi tað er so nakað sum kanska ein ein viðgerð í í nevndini kanska kann kann líkasum avdúka ella at mann sær betri ein mynstur har um tað er nakað sum eisini politiskt at teir flestu flokkarnir kunnu blíva samdur um tí at tað er eisini eitt annað sum sum tað eru nøkur ting eisini sum framganga av av tað verður nevnt í onkrum hoyrisskrivi at í grannalondunum hjá okkum so eru so er hesin stuðulin væl hægri og hevur verið tað í

har har verður tað mett at vit føroyingar hava verið eftirbátar í so máta at mann stuðla teimum teimum biðlum sum sum eru tað er eisini tað verður eisini nevnt at tað er nakað av avleiddum virksemi av av av bløðum til dømis nú taki bløðini nokk so nógv og tað er til dømis prentmiðstøðirnar tað tað hevði kanska eisini vist tað kemur har til at at at tey mugu minka bløðini mug minka um og og tað síggja vit longu at at sosialin hevur tikið til dømis eina eitt blað burtur úr vikuni og og og og tað kann blíva ein ein ein meira avleiðing av tí og tí fáa prentmiðsínar kanska eisini tað minni at gera

hvussu hvussu nevndin verður ltað at tað eru nøkur fólk sum sum á miðlastunduls nevnd sum skal avgera hvør farverkætlani á stuðulin og hvørt á sínum har har er eisini samdur í framsøgufólkini hjá hjá fólkaflokkinum um at tað kann tað kunnu vit kjakast um ella finna útav altso tí at eg eri tað rætt samansett altso at tað eru og er tað akkurát hesi rá akkurát hesi fólkini frá kalsk man siga frá frá frá frá búskapar og løgfrøðingarfelagnum og fróðskaparsetrunum og føroyskum miðlafólkum er tað akurát tey trý sum sum mann skal velja í í hesa nevndina ella sum skulu halda áfram øskal evintá kanska leggja onkran afturat ella sum mann fær e breiðari men men tann nevndin fær so vissu hetta uppskotið far frama so fær tann nevndin í hvussu ver nokk at gera ogtað haldi eisini verður verður nevnt ati tað fer at økja kanska um virksemið har og og og tað skal mann eisini hyggja eftir ella hava við í

og so er taðhetta her nettupp hetaher við at eg haldi at tað skal ikki verða soleiðisnar tá at mann ella ein vansi kanska við uppskotinum kann vera tað at tað verður sett spurngartekin við um man politiskt fer inn og ávirkar og eventuelt velur kanska verkætlaninir frá tað taðtað skal tað helst ikki vera ivi um og tí øh mám mán vera øgiliga varin við tá ið mann tá ið mann setir sovorðt ella at eina sovorðna nevnd og og og og at tað eru væl umboðandi kanska man siga allar partar og at at at hoyring at at at líkasum eg haldi í hesum førinum at at miðlarnir verða verða tiknir við í í takaska

man siga avgerðirnar sum eru og og og tar nevndirnar sum sum sum sum eventuelt skal skal víðkast eitt annað sum sumverður ført fram er eisini tað at at her lógin sum bleiv sett sum koma gildi í í tvey túsund og seytjan hon skuldi eftirmetast har føra fleiri fram hoyringspartar at tað er ikki blivið gjørt og at tað kanska heldur hevði tænt endamáln at at mann hugdi saman við miðlunum eftir tí tí sum sum er nú og um um eventuelt nakað kundi broytst har ella gjørt nakað mann reguleraði nakað í tí og og og so at tað líkasum mann mann hugdi eftir bæði teimum bløðunum og og títeimum lívbornu miðlunum um at tað at tað bleiv líka sum allur partar v hølsu hoyrdar og at atat tað líktist ella tað var so at tað gjørdi tað at tey kundu arbeiða kansku man siga uttan vanda fyri at pressan skuldi verið altso ella at at at at uppsagnir og at mann mann kanska ikki fekk gjørt tey tingini sum sum eru neyðug tí meti eg bara samanumtikið at ati at vónandi so so kann ein ein viðgerð í nevndini vera við til atvarpa ljós á hesni her sum verið frammi eisini áðrenn og um tað eru ting sum sum mann skal hyggja og eitt kundi eg mán eisin spurt kanska landsýrsmaðurin kansn svara tí at tá tá ið mann lesur hetta so fær mann ein sovorðnan kenslu av at tá ið ein verkætlan fer í gongd tað verður kanska søkt og so verður verkætlanin framleidd ela tað verður proteserað og fyriliggur tað so eitt eitt úrslit av tí og og visti mann so kanska at at svarið ikki kemur beinanvegin og so fær mann kanska ett avslaga hvat so við tí sum sum er framleitt ella soleiðsrnar tað er tt sindur sindur ógreitt akkurát við tí haldi eg ella tað kann kann man kanska eisini fáa nágreinað nærri hvussu hvussu tað hongur saman altso um um tað er ting sum færa fara fara í gongd og sum so mann fær avslag upp á seinni frá frá nevndini nei mska kanska men men tað er soleiðis pressan arbeiðir undir tað verður eisini ført fram at tað er øgiliga arbeiðir undir trýsti og og at tað eru visu vissu bløðini eisini skulu arbeiða undir teimum verkætlanini so er tað eitt sindur til vanda ella tað er trupulari hjá teimum at at at arbeiða tá tað verður isini ført fram í í summum hoyringsskrivum og tað tað kunnu eg væl fylgja eisini tí at har er tað nakað sum er aktuelt frammi nú sum skal henda nokk so skjótt og tað skal so er tað kanska verur tað kanska for leingi at bíða eftir høtti at fáa svar uppá eina umsókn so hatta skal bara vera tað sum
fyrst umfarið sigi eg takk fyri fyri forkuna ja takk jóha
joensen ein viðmerking ger so væl takk fyri frá forkvøldi nú man stapast fleiri ferðir at miðlastutlin er nógv hægri í grannalondunum enn í føroyum kundi ikki vera ein ruddiligi ein ruddilig loysn at latið miðlastunum vera sum man eru hasar tvær milliónir so lagt eina millión afturat til kanska verkætlan hvast tað var neyðugt hvist mann vildi hava tað bara ein spurning til jónals joensen um
tað var kanska møguleiki
takk fyridjónas og joensen gjørdu væl takk fyri forforskuna og takk fyri viðmerkingina jú tað er eg púra samdur í og tað er eisini tað sum eg haldi at ein niðurstøðan sum eg nevndi í mína røðu ein niðurstøða av samandráttur av hoyriskrivinum leggur upp til at mann stuðulin heldur áfram ella so ella so og at mann so kanska hvat akkurát biologiskt skal vera tað veit eg ikki men men ein millión er ikki ikki at tað tað kunnu mann lagt væl afturat serliga samanlíkuna við grannalongdini sum spýta væl fleiri pengar í í at hava løgini miðlarnar koyrandi á einum einum fólkaræðislum grundarlag so at øll líka sum kunnu standa ella líka sum verða vera errin av tíða og kunnu seta teir kritisku spurningar sum eru neyðugir í einum í einum
rættarsamfelagi takk fyri forskrivuna
ak insachariasen ger sovæltakk fyri nú kom røðarin inn á hetta her við at mann skuldi velja sjávandi at tú fært sjálvandi nógvar umsóknir inn rokni við um verkætlanir og tað er so eingin ivi um at tá skalt tú inn at velja taðvil siga at tú tú tekur nakrar framum og nakrar verða brakaðar og eitt eitt annað sum er eisini nokk so interesant í hesum her men mentað er tað hvussu stórur partur av játtanini sum í dag er tvær milliónir fer til sjálva verkætlanirnar og hvussu stórar parturin fer til líka sum at umsita hendan her partin men eitt annað sum er rættiliga interesamt eisini tað er tá ið vit tosa um hetta her við samanlukkkum við onnur lond og tað er so innan fyri øgiliga nógv økir at vit virka so øgiliga sjonellig at tað skal eieingi stuðul vera nakrastaðni men visti mann samanluknaseg við onnur lond so eru vit langt langt lægri enn tey eru ttað er ikki bara innan fyri hetta men eisini innanfyri onnur viðurskifti so tað er eisini nokk so so avgerandi at líkasum at taka
sann partin við takk fyri
gjóni nols joensen ger sovælja takk fyri frú forkvina og takk fyri viðmerkingina ja tað er hatta har er eisini eitt áhugverdur vinkul sum sum hejns agreasen er inni á tí at tí tað fer at vera øgiliga mann kann halda tað um um um um um um almenna stuðul til til akkurát hetta ið við miðlunum um tað er gott ella ringt at mann kann kjakast um um um um hetta her rætt skrúva saman eisini og sohvørt á sínum menn menni vit hava brúk fyri privatum miðlum vit hava brúk fyri einum almennum kritiskum kringvarpi sum og tað haldi eg at mann eigur at tjúkkla um altso við at ikivera bangin fyri fyri at stuðla so at øll føla seg líkasum kanska man iga líka fyri hesi lógini so at mann ikki setir nøkur framum og nakrir nøkur skulu hava ein ein ein fordød framum nøkur onnur til at tí haldi eg at mann eigur at fáa nok so breiða politiska semju um hvussu mann as øll allir hesir innvolvera partarnir føla seg eg hoyrdar og og og virdar í íí

næsta røða verður edvaracobsenger so væl takk fyri frú forkvinna ja til viðgerðar tað eru viðgerð løgslóg um broyting løgslóg um miðlastuðul og tað sum eg til viðgerðar tað er at broytastuðulin til verkætlanarstuðul bara fyri at siga nkað longsum longu kanska egi sagt men endamáli í uppskotinum er at tryggja at miðlastuun verur býttur út eittir nýggjum loysni sum skal verða til fyri at hækka dygdina í sjonalistiska arbeiðinum taðer tað sum stendur í sjálvandi uppskotinum miðnámir skulu hava møguleika at fara í dúptina og skapa tilfar í hægri góðsku treytið verða ásettar í kunngerð og krøv til umsøkna verða ásett millum annað um verkætlanarlýsing hugskot og førleikar hjá umsøkjara tað vevður eisini ásett reglar um vav av verkætlan tað vil siga at eitn mista minsta mark og eitt hægsta mark fyri tíðina sum ein verkætlan kann vara sum fær stuðul ohvussu leingi stuðulin kann vara til ta verkætlanina og hann skal býtast út eftir nýggjum loysti farið verður frá útgangsstøði í lønarútreiðslum til at søktverður eftir einari ítøkiligari verkætlan tað verður tað verðr ikki mett at verandi skipan fremur størri dygd í miðlunum og metir heldur ikki at miðla landslagi er vorðið betur fyri tí talan kann verða um greinarrøðir av ymiskum slag ella aðrar framleiðslur sum verða mettar at hava jornalistiskt virði dentur kann eisini verða lagdur á at øll øki í landinum verða tikin við og fjølbroytni í tí sum miðlar verður um ynskir mann at lýsa ver stuðulin á sommu stødd sum í dag so kann makrónmessi at rokna við at talan er um eini tað sum svara til ein fimm seks ársverk at viðgera sjonalstikk tað sum e í hesum málinum tar hoyringspartarnir verið sera ymiskir á málið nógvrir eru hava ikki verið so glaðir fyri broytingarnar onnur sum vilja nøkur vilja hava tað óbroytt onnur hava onga viðmerking og onnur vilja hava halda tað at at stuðulin kundi verið gjørdur annaðloyis kanska er eisini hetta eitt sindur út frá hvat mann er vanur hvussu stuðulin er er út deildur frammanundan hevur mann fingið nakað av stuðlunum sum er verið útveittur so er tað eisini eitt sindur verri at vera fyri broytingini sjálvandi tí tað skapar eina fíggjarliga órókt a órógv inni á tí fyritøkuni tað verður sagt at tað er størsti partin av miðlapstuvunum er farin til øktan útberingarkostnað tað haldi eg sera óheppið tað at tú tú gavst nakað eina hond út við at so stórur partur skuldi vera útberðingarkostnaður at mann so skrúvar eitt sindur upp á tað og so følir mann bara tað um a betala para tað meir tí mann siti og eftir við rokningini tá ið stuðulin verður veittur út á annan hátt e hugdi eit lítsa sindur eftir ta her lógin er frá tvey túsun og seytjan sum ikki nakur gomul lóg og har stendur eisini í sambandið
gersvæljáttanin er sett at hækka dygdina í jonalistikki arbeiða og tryggja fjøltáttað útboð av av tíðindaflutningi soleiðis stendur tað í samband við tá ið stuðulin bleiv veittur á fyrsta sinni um málið er so deilt upp í tvey til útberingarstuðul er ein partur av tí og førleikamenning er ein partur so kann mann spyrja hví er so lógin komin tá tí tað var tað stendur ikki nakað greitt um tað men tað kann eisini vera tað at at mann hevur havt avbjóðingar fíggjarliga í sambandi við útberingina og tí kanska er máli spretti upp í tvey túsund og seytjan tí tá mann lesur niðurstøðurnar frá hesum ymisku hoyringspartinum so eru tað nógvir sum ikki eru sera glaðir fyri allíka væl fyri uppskotið sum tað fyriliggur altso sum eg gjøgnumført í tvey tað er eitt sorut barn sum eingin ordiliga vil kennast við og visti mann fer runt at spyrja innan fyri fjølmiðlarnar so vilja onkur siga eki ikki ordiliga til mín men men hin fjølmiðlin dámar að hevur brúk fyri tí og visterspyrj um so tann fjølmiðlin so er tað kanska mótsagt tað er kanska ikki ordiliga við men men teir so tað er akkurát sum at mann er eitt sindur tvíbýttur í hesum málinum og og tí havi eg eisini hugsað altso men tað sum eg havi spigulera lísindur á hvat er ein góð verkætlan tað er kanska tíbetur er taðikki við við trýogtretivisum inni her sum skulu vordera umsókninar men jonalistikkur hann sprettur ofta upp úr nøkrum sum er uppi í tíðini ug mann vil gjarna skriva um tað mann gjarna seta fokus á nøkrur aktuell evnir og hevur verkætlan gevur hon tað sama eg haldi sjálv at mann hevur havt ofta øgiliga áhugaverdar greiningar tað stóð eisini her at tað kundu vera ymisk sløg av av verkætlanum sum sum mann kundi arbeiða við og eg haldi sjálv at viðhvørt hevur mann fingið onkra verkætlan sum eg kallitað verkætlan men tað er komin onkur tíðindaflutningur til gjørdu eini røð kanska uppá ein tvær ella tríggjar sendingar um eitt eitt prostemt mál og tá fór djúpar mann seg alvorliga niðuri í sjornalistikkin við tí málinum og tað kann gott vera at at ein slík verkætlan kann vera tung fyri eini ein av teimum privatu miðlum at fara í holt við og tí er tað gott kanska at siga hetta ætlaðu vit at líkasum at lýsa vit ætlaðu at seta fokus á hetta so kunnu tað útloyst nakrar krónur sum mann fekk arbeitt við tí tí at tað stendur her tað kann útloysa fimm seks orsverk tú kanst ikki bara at siga at nú fari eg holt vð hetta her tað tekur o drenar fyri energi av øðrum sum mann hevur at gera men so hugdi eg eisini inni fíggjarætlanina og tað er vistu vit taka kringvarpið sjálvt so er tað tveyoghálvfjerðs milliónir við vit tosa um men tað er ikki sum ein stuðul p á tann mátan men tað er nakað sum verður kravt yvir skattin sum eitt gjald frá okkum øllum frá vinnulívinum í ólukkummátu og øðrum fyri at fáa tað t hanga saman men tað er tveyoghálvfjerðs milliónir at gera gott við og tað er til journalistikk og tað skal eakritiskur tað skal vera landsdekkandi og tað er alment og oalt gott við tí men tað treingir eisini til eftirhyggjan eg haldi all alt miðla av landslagið sum tað er eg trúgvi ikki at at at kringvarpið hevði koppað um tað at hálvfjerðs milliónir og tvær afturat fór til teir privatu miðlarnar eg haldi gott visti mann fær eitt sindur upp ímóti mann fær sterkar privatar milar og sterkar almennar miðlar hvussu nagvt upp í upphædd skal mann or mann sigur at ein almenn miðil er góður nokk ella sterkur nokk ella nóg lantstekkandi eg kundi eisini ynskst mær at tað stóð eitt sindur greiðari í kvf at taðskul verað meiri landsdekkandi enn tað kanska onkuntíð her men vit snakka kanska um eina millión henda við hini veg eg haldi gott at mann kann hyggja uppá handan har útberingarstuðulin tí tað er altíð trupult at fara aftur serliga viðs post ella aðrar útberar hava lagt prísin á sovo eisinider ringt at taka tað av aftur og tað sum heðins agariasen vinnur á so so skulu vit møgulvíst so skal tað kanska eita tríggjar ella fýra milliónum staðin fyri tvær sum tað at tá ið tað kom hatta fer nevndin at at viðgera tað kundi elsin gott verið at at at kovf skuldi erki í hálvfjerðs saðn fyri tveyoghálvfjerðs eg trygi iki at nakað hevði hevði kopp av tí man egði kanska eisini fingið góðir prosjektir har at bjóða út ta ótrúliga nógvar privatar sum eisini vilja lata nakað tilfar til har altso tað er hetta ótømandi møguleikar bara við t tora at nærta við tað so eg haldi at sjálvt um vit fara hava og hugt upp á tað er privata so haldi at mann skal hyggja eftir øllum miðlalandsskapinum tað haldi eg ikki var bangin fyri at kanna ta samlaða miðlalambsskapi í føroyum vista privatu miðlarnir kanska itu fimm staðin fyri tvær og og om mann deildi eittlítið sindur øðrvísi í í sólum mánað við lagkakuni vist mann tekur eina runda so eg griva lítil klíp sum er tilta privatu tí at tað er púra sikkurt at tað er ofta eitt móttrekk og tað er gott men men tekur mann kanska stuðulin til at bera bløðini út burtur so kemur tað eisini hava hesína kanska ahava hasinar avleiðingar og tað er øgiliga harmiligt at gamli jornalistikkurin blívur vekk tað at sita við enum blaði á borðinum og blaða men tað er givi at tað verðu ikki borið út uttan at tað at tað kostar og hvat ið onnur taka fyri at ferðast út tað fær mær ikkigørts nógv við men ikki ikki beint her og nú men hvørjum høpi man kundiú hugt eftir tí tað tað skal eg standa og siga beint nú men hetta er nokk so samansett og eg haldi tað skal viðgerast ví opnum sinni mann skal tor at taka alt fram og vit hava fara nógvar innkallingar á málinum og so fær mann líka sum eina kenslu av hvussu hetta málið liggur tá tað kema út aftur um tað so skal eita a tað t er nakrar krónur afturat og mann fær tað betri at bera til so er tað eisini nakað sum mann torir hyggja eftir tí mann hevur ein samlaga fíggjarlóg eina heila mappa men hvør króna í hesari fíggjarlógn kann bara brúkast eina ferð so tá mo tekur eitt sindur meira onkustaðni so kans ka t lýsa minni onkra aðrastaðni og so kanska gongur ta upp takk fyri frú forkvinna takk fyri
djóni nols joensen eina viðmerking ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg púra samdur við edvur jacobsen at vit eiga at hyggja haldi eg eftir tí samlaða kast man siga mil av landsskapinum í føroyum fyri at líkasum at at koma til boms í hesum her og og vita hvat líkasum hvat fær loysnir eg haldi at jú fleiri kast mag siga breiðari politiska semju man fær um at hvat er besta at gera í hesum førunum tí at vit kunnu lesa tað eit indur ymisk hettaher við hoyringssvarunum a altso eg lesa sum at at tey flestu kanska vilja hava eina ávísan stuðul inni har onnur kanska síggja tað sum at t tað ikki er neyðugt ella tð atð er av tí ringa í hesum førinum men hvat heldur í sambandsflokkum ella edva jacobsen og sambandsfokkrin um at tað er serlia het her við avísindum ela bløðunum sum sum sum har tað verður nevnt í fleiri hoyriskrivum at redatióninar fara at minka uppsagnir vera kanska av føstum journalistum og tað veður kanska meira frý yrkisfólk v heldur sambandsflokkuin um at vit skulu varðveita hendan her stuðulin og so leggja etta her
hasar verkætlanirnar ø í lógarskopudeg fram takk fyri
n gesfyri frú forkvinna nei fyrst og fremst so fari eg opna sinni inn at viðgera hatta uppskotið sum vit hava fingið í nevndina og so kann mann hyggja hvat tað av avleiðingum tað uppskotið hevur og vist tað vísir seg trúgvi heldiskiat landsstýrismaðurin sær so øgiliga myrkt upp á tað tá mann hyggur eftir samlaga pakkanum eg trygvi at at tað e eitt ynski um at redaktiónir skuldu forsvinna og bløð skul forsvinna gera tey nú tað tað er so nakað sum sum mann sum sigur mann kann mann kann siga so nógv um at hatta blívur burtur og sovorðið tað er ikki visti tað er so men men tað kann gott vera tað at at mann ikki ja nei eg vil bara viðgera tey opnatsinnur kann mann fyri tað fyrsta at broyta tað og so hvat avleiðingur hevur tað og kann mann gera eina kompinatión tí tað er meira har sum sum eg eri so eg fari ikki at gera mærnakra niðurstøðu
framundan akkurátp á tað takk fyri frá forkíni
tak jensacariasen ger sovæltakk fyri nú varð inni á ella røðaran inni á hesin her við mununin í millum afso v nú tosa vit um tvær milliónir hvussu tær skulu býtast tær sklu býtasts ímillum fleiri fyritøkur og síðani hava vit tan æðra tað almenna kringvarpið sum fær upp móti hálvfjerðs fýrs milliónum og tí kann mann siga at t at munurin er øgiliga stórur eg haldi t tað r øgiliga umráðandi at vit havahsær privatu miðlarnar og at eisini vit skapa grundarlag fyri soleðinar at teir kun halda áfram og so bara spurningurin er hvussu skal tær gerast hvussu skal tær skipast og hvat er tað rætta upphæddin til tað men eg haldi tað er viktigt at vit hava teir privatu miðlarnar og at vit hava eitt gott alment kringvarpi og so bara spurningurin hvussu nógv
skal brúkast til hvørt takk fyri
vsen gesætakk fyri harra formaður ja um tað so var tað at tað almenna kringvarpið møgulist skuldi av við tvær milliónir yvir á tr privata so trúgvi ikki atta eg veri eipjøðast at kort ein eitt tol inni í lívrómnini tí eg rokni viðm mann kann stilla ting inn og fáa teg bera til að tað er bara kanska eitt sindur meira skynsamt sum skal til tí eg vóni at vit framhaldandi hava eina fjølbroytta pressu bæði tað privata og og tað almenna so kann mann hyggja eftir hvussu tann samlaga lagkakan skal síggja út men eg haldi tað er eisini ein áhugaverd vinkul og haldi mann skal hava tann vinkulin við í í viðgerðini um um tað so kemur sum á málsoynni men at mann hyggur eftir samlaðu lagkakuna hon hevur ikki meira stykkir enn eit vist
takk fyri frú forkvinna takk fyri tann næsta røða verður beinta lovaði
er ger so væl ja takk fyri frú forkvinna til viðgerðar er uppskot frá landsstýrismanninum í mentamálum um broyting í løgtingslóg um miðlastuðul endamálið við uppskotinum er at broyta verandi skipanin við miðlastuðli og treytirnar fyri at fáa miðlastuðul eftir verandi lóg eg hugsaði um eg kunnu sleppa við
forkvinnurnar loyvi at endurgeva eit brot úr verandi lóg gersvæltreytirnar eftir verandi lóg eru millum annað miðilin er ein sjálvstøðugmiðil við ábyrgdarhavandi redaktørur at miðilin skal írokna hava ábyrgdartann ábyrgdnarhavandi redaktørurin í minsta lagi tilsamans hava tvey heil ársverk og so fyri bløð eru eisini galdandi at tey skuldu koma út í minsta lagi eina ferð um vikuna og skrivaður tíðindanetmiðil og loftborin tíðindamiðli skulu dagliga hava ein javnan og dagførdan tíðindastreym tað er altso nakað av tí sum stendur í tí lógini sum er galdandi nú og frú forkvinna lat meg bara siga tað beinanvegin eg haldi ikki av verandi skipan er nóg góð og tí haldi eg eisini at verandi skipan hon skal endurskoðast og at hon skal broytast hetta er uppskot sum landsstýrismaðurin er komin við tað er munandi øðrvísi enn verandi skipan okkurt av tí sær eisini áhugavert út men samstundis so roysir uppskotið eisini nógv ivamál grein fýra í uppskotinum sigur at miðlavstuðul verður latin verkætlanum sum leggja seg eftir at gera loftborði ella skrivligt tilfar sum verður mett at hava journalistiska dygd og samfelagsligt virði altso sum verður mett og tað er sjávandi hendan her trýmannanevndin sum so skal meta um hvat er journalistiskt dygd og hvat er samfelagsligt virði og so stendur eisini at stuðul til verkætlanir verður latin til virksemið ið verður framt í at avmarkað tíðarskeið við einum ítøkiligum endamáli og úrsliti og sambært viðmerkingunum til uppskotið hjá landsstýrismanninum so erætlanin at hækka dygdina í jornalistiska arbeiðinum miðlarnir skulu við miðlastuðlunum fáa møguleika fyri at fara í dúpdina og skapa tilfar av høgari góðsku sum tað stendur men so er tað tað reisir fleiri spurningar hvør skal meta um hvat er dygdargóðir journalistikkur og hvat hevur samfelagsligt virði tað er jú tann avgerðin sum hvønn dag verður tikin á redaktiónum og trúgvi mær at tað r eitt øgiliga drýkt kjak millum journalistar og redaktørar og onnur tá ið slíkar avgerðir verða tiknar tað er ikki bara sum at siga tað men nú er tað so ein nevnd sum skal taka tað avgerðina og í allari fyri nevndum og so framvegis tað eru ikki øll sum hava tann fakliga førleikan tí vit skuldu ikki gloyma at jornalistikkur er eisini eitt fak tað e eitt handverk og við allar virðing fyri embatisfólkum og løgfrøðingum og búskaparfrøðingum og øðrum tað at tú ert løgfrøðingur ella tað at tú ert búskaparfrøðingur tað merkir ikki at tú hevur skil fyri sjónandi stykki tí sum sagt jornalistikkur tað er eitt handverk og tað er eitt fak og so eitt annað sum eg eisini hugsað um sum er rættiliga umráðandi í sjournalistikki tað er verjan av keldum

øgiliga øgiliga umráðandi at tað er álit millum keldur og journalistar og tí hugsi eg um so er at onkur kemur til hesa nevndina við einari verkætlan sum kanska kann gera st eitt sindur umsrít ella kanska er eitt sindur kritisk ella bara talan er um eitt emtmál sum skal viðgerast og tað skalu verða dulnevndar keldur tí keldurnar vilja ikki standa fram av eini læru orsøk er tað so ætlanin at nevndin skal hava kunning um hesar keldurnar her tí tað má sletki henda tí tað snýr seg um at verja keldurnar og tað skal jú ongantíð út um redaktiónina ella redaktørin ella hvør tað so her so tað er øgiliga øgiliga umráðandi frú forkvinna so er ætlanin eisini at skjalprógv skal vera fyri at treytirnar fyri stuðuli er loknar og tað haldi eg sum so er í fínasta lagi tí hetta snýr seg jú um pening hjá skattgjaldaranum hóast upphæddirnar ikki eru so stórar so tað haldi eg vit skulu virða men somug v samstundis gevar okkum greitt at sjornalistar koma javnan út fyri tí ati at mann ger nógv risørt og eftir at hava kanna eit mál í rúmatíð so onkursvegna so sleppur tú bara ikki víðari við málinum antin tí keldurin vil ikki úttala seg ella tú fært ikki innlitið í eitt ella annað skjal ella tað at tað vísir seg at tað sum tú fórt at kanna ikki er soleiðis sum tú helt tað vera tað koma allir sjournalistar út fyri og tað er tí tað er so umráðandi at gera gott kanningararbeiði so hvat ger mann um mann kemur í ta støðuna ella er ætlanin at verkætlanin faktiskt skal verða liðug tá ið tú fært stuðulin tað er eisini eitt sum eg kundi hugsað mær at vita nærri um í hesum uppskotinum og so er tað eitt annað sum eg eisini hugsi um og sum er øgiliga umráðandi hvat nú um miðlanevndin stuðlar einari verkætlan sum seinni vísir seg als ikki at vera nóg góð antlag kvaliteturin er ikki nóg góður ella kanska at verkætlanin vísisr at vera púra púra skeiv tí viðkomandi sum hevur fingið handastuðulin ikki hevur havt teir fakligu førleikarnir at málið tí endar í fjølmiðlakærunevndini ella av máli endar í rættarskipanini tað er eitt mál ella eitt evni sum vit mugu eisini viðgera her og so er taðhetta her við nú standa tað tvær milliónir á her tað sum bara ikki tykist at verða tikin við tað er at tað er stórur munur á at gera tilfar til bløð til heimasíður til útvarp til sjónvarp tel aðrar miðlar tí eg veit til dømis at tað er rættiliga kostnaðarmikið um tú skalt gera gott sjónvarp hvat nú u ein góð sjónvarpsverkætlanin søkir jamen skal hon so hava fara astað við øllum meðan mann kann siga kanska at tað er eitt sindur lættari at gera eitt ella annað til net ella annað skulu tey sum fáa minni tað er eisini eitt ivamál frú forkvinna miðlarnir hava sjálvir vilja endurskoða verandi skipan tað haldi eg eisini er skilagott at gjørt

men samstundis so sigur mann tað at fjølmiðlar eru jú sera umráðandi fyri fólkaræðið og tað er so púra rætt fyri tí men so má eg viðganga at eg haldi ikki at vit við verandiskipan hava fingið betri ella kritiskari sjónastikk altso síðani miðlavsstuðlurin kom í gildi fyri eg ivist í um tað blívur so øgiliga nógv betri ella um tað yvirhøvur blívu beturi við verandiskipan harumframt so mugu vit bara ásanna tað at kvalitetir kostar eisini journalistiskur kvalitetir og landsstýrismaðurin sigur í hesum uppskotinum hann vil hava góðan kritiskan journalistikk ið hevur týdning fyri samfelagið men sum sagt tað kostar pening og tá røkka tvær milliónir ikki langt og sum heild so dugi g ikki at síggja at endamálið við góðum sjovrnalistikki verður rokkið við hesum uppskotunum á sama hátt sum eg heldur ikki haldi at tað rokkið við verandi skipan vit hava øgiliga nógv dugnaligur fríyrkisfólk og hetta uppskotið letur so upp fyri kanska at onkur teirra kundi fingið miðlastuðul til verkætlanir og tað haldi eg sjálvandi eisini er at fegnast um men sum sagt so haldi eg ikki at hetta her uppskotið her ella á verandi skipan røkkar tí endamálinum sum veruliga skal vera men tað tykjist um at fólk eru allíka nokk so positiv her í salinum fyri at mann kann gera eitt ella annað við miðlastuðul og at privatu miðlarnir skulu hava okkurt slag av stuðli so tað hugsi eg at tað er rættiligani áhugavert og vit fara so at arbeiða við tí í mentanarnevndini og tað gleði eg meg til tí tað kann vera at vit onkursvegna kunnu røkka einari semju soleiðis at vit betra um tað føroyska miðlalandslagið tí at tað er rættiliga umráðandi at vit hava miðlar bæði at vit hava eitt almenn kringvarp men ikki minst at vit eisini hava góðar sterkar privatar miðlar tað er heilt ómetaligani umráðandi takk fyri frú forkvina
takk fyri djóni nolsy joensen ein viðmerking ger sovæltakk fyri frú forkvina ja tað er áhugavert hoyrar beint løgi hon er innarliga í tað sum hevur við jornalistikk at gera og hennara hugleiðingar um hetta her hvussu vit hvørhvørja ja ja í hesum førunum akkurát hvørjir vandar kunnu vera í ella hvørji ivamál eru í hesum her upskotinum í mun til tað sum vit hava og sum eg skilti beint ím løgið so er tað kanska ikki tann tann tann verandi skipanin við við stuðul er kanska ikki kanska nøktandi men men men men men hvat heldur beinta løgu kann mann kann man kompinera kann man halda áfram í einum førum form fyri fyri stuðuli eg nevndi í mínari røðu hetta her við at at bløðini er eitt sindur serskild altso tey eru mann tosar nógv eisini uttanlanda um blað deyðan sum er í durunum og hvørt á sínum altso kann eg kann mann gera eina kompinatión av báðum at at at stuðulin til bløðini kanska heldur áfram og at mann so eisini setir hesi hesi góðu hugskotini í í hesum lógar uppskotinum í verk
er ætlanin eisini í gongd ber tað til takk fyri fyri forskun
kbeinta løvi jacobsen ger sovælja takk eg eg eri samd við djónan nolso joensen í at tað er umráðandi at vit hava hava bløð eg haldi tað er øgiligani synd um so var at bløð ikki fóru at koma út longur mann kundi kanska gjørt eina kompinatión av verandi skipan og uppskotinum hjá landsstýrismannunum men sum sagt haldi eg helduriski at verandi skipan er nóg góð bara í mun til hett her við at tað skal vera talan um útreiðslur tí tað má eisini hyggjast eftir kvalitetinum tað haldi eg er øgiliga umráðandi og sum sagt uppskotið hjá landsstýrismanninum letur eisini upp fyri nøkrum áhugaverdum men tað má eisini man siga kjøtfestast ordiligt so tí er rættliga spent at hvat vit kunnu finna tav í mentanarnevndini tí tað er eingin ivi um at vit skuluhava kringvarp og vit skulu hava almennar ella privatar miðlar og lat meg so púra greitt gera tað at onkur røðara framundar a mann kundi kanska tikið tvær milliónir frá kringvarpinum ella eitt annað eg taki ikki undir við at mann tekur pengar frá kringvarpinum og tvær milliónir ein øgiliga lítil upphædd a samlaðu fíggjarlógini skulu vit hava ordiligar privatar miðlar so mugu tey eisini hava meira enn tvær milliónir tí tvær milliónir røkka ikki langt er talan um
kvalitet takk fyri frú forkvina takk fyri so mong vór orðini tann næsta røða verður
ja tað e áhugavert at fylgja vfylgja viðgerðinú verða við í viðgerðini av miðlágstuðlunum g tað eru ofta hesar lítlu játtanar sum fáa størst uppmerksemi her løgtinginum men hetta er kanska eisini øgiliga prinsipielt hvussu privatu miðlar verða stuðlaðir í galdandi lóg so verða fjøruti prosent av teimum tveimum liónunum býtt javnt út meðan trýss prosent fara til ella varð býtt út eftir rakstrarárunum áriðfyri og og tár og tí blívur tað soleiðis at tey sum hava

ella stuðul til fjølmiðlarnir og har skal ein søkja tvær ferð um árið fyri at fáa ella mann kann søkja tvær fum árið fyri at fáa lut í hesum stuðli og og tvær milliónir tikki tan heilt stóra upphæddin men tað svarar so til á lei fimm ársverk visti man hyggur eftir lønini hjá sjóunalistum og og hetta eru altso fjølmiðlarnir eru tann tann fjórða statssmagtin í okkara samfelagi og og tí er tað øgiliga umráðandi at at tað er ballansa í í fjølmiðlalandslagnum og vit hava fleiri fjølmiðlar sum halda eyga við øll tí sum fer fram í okkara samfelagi

men fyrst frú forkina so vit leggja dent á tað sum vit í miðflokkinum faktiskt ynskja og tað er tað at at okkara borgarar velja sjálvir tað sum teir vilja hyggja eftir og samstundis gjalda fyri tað sum teir hyggja eftir tí tað er soleiðis at í dag er man tungin atgjalda fyri kringvarpi og kringvarpið fær

tað er soleiðis at teir privatu miðlarnir har tæir flestu eru smápartafeløg sum tað eringt at finna umsetningin hjá hjá teimum rivatu fjølmiðlunum og hevði ki ordliga tíð til tað men eg loyvi ær ivast í um um teir privatu fjølmiðlarnir samanlagt komma nær teimum fýrs milliónunum sum sum kringvarpið hevu t arbeiða við og tað haldi eg gevur kringvarpinum eina øgiliga stóran magd tá ið tað kemur til fjølmiðlarnir her í føroyum og kringvarpið er so eisini í kapping við teir privatu miðlarnir teir hava jú lýsingar og kunngerð og alt møg ligt annað sum sum tæir fáa einar tvær milliónir in fyri og tað veit mann e so út í miðlapstuðuli og og og akkurát eg minnist t eg spurdi onkrar hví hví hví leður mann ikki bara ella hví ger mann tað ikki sleis at kvf ikki kann lýsa og og teir privatu miðlarnir so fór eftir teimum lýsingarpengunum men sum eg skilti á lagnum so so vildi mann ikki tað tí at teir privatu miðlahalda ikki at teir klára at fara at skaffa hasar tvær millióninar sum kringvarpið klárar og síðani vórðu deildar út men millum annað portal fu vísir á at at miðlastuvnin skuldi verða avtikin og og akkurát hendan her kappingin sum teir privatu hava frá cvfonum hon skuldi verið fjerðna onkursvegna og so haldað er øgilia águavert tað sum r sjey vísir á teir skrivað í sínum hoyringshoyringsskrivi at teknsæ so so so er ikki mon pol tá tað kemur til fjølmiðlarnar í føroyum men í praksis so pástendar er sjey at kvf hevur mon pol tí hvussu skulu teir privatu miðlarnir klára kappingina ella hvussu skulu teir klára at menna seg undir liðini á á kvf og tað haldi er øgiliga áhugavert tað sum r sjey vísir á habeint og og eg er partvíst í sambandvið tað sum portalurin eisini vísir á hendan kappingin og og og teir lýsingarpengarnirum kann fara eftir men sum sagt tað er tað er fleiri sum pástanda at har eru ikki nógvr meir lýsingarog pengar fara eftir altso tær tvær milliónar sum kringvarp fara inn tað tað klárar tær privatu miðlarn ikki at fáa inn tað er øllum førum tann søgan sum eg havi hoyrt tí viðvíkjandi men dreyma støðan fyri okkara viðkomandi hevði verið at tað var fríkapping attú valdi sjálvur hvønn fjøð tú vildi lurta eftir og harvið betaldu til tann fjølmiðlin fyri at lurta og lesa og annað og og og at miðlarnir í undir hesum umstøðunum mentus seg eisini men veruleikin er miðlastuðul er ein veruleiki í dag og og tað er soleiðis tað er øgiliga umráðandi at vit hava fleiri fjølmiðlar at vit ikki bara hava kringvarpið men vit hava fleiri privatar fjølmiðlar sum eisini eru í menning og tað eru nokk her at at at hesin stuðulin kemur inn men har so kann mann so eisini seta spurnatei við tað allíkavæl tí at tað eru fleiri sum siga at at hesar tvær milliónirnar hava so lítlan týdning í í tí stóra bílatini fyri teir privatu miðlarnir men men tær tvær millióninar eru so har og og og landsstýrismaðurin broytir so mátarnin man lutast út uppá tí í dag er tað sum sagt ein rakstrarstuðul meðan uppskotið her flytur okkum yvir til verkætlanarstuðul sum við tí fyri eyga ella har man hevur tað fyri eyga at at skapa menning og ja kvalitetstilfar og otað er har akkurát har fróðskaparsetri vísir á at hetta ger tað nógv lættari at máta hvat mann far út burtur úr menningarstuðunum tú fært mátað eitt autpoot ella ella tað avsum privatu fjølmeðlarnir nú einaferð koma við og tað er faktiskt tað einasta eg vet ikkm ann kann siga roynt positiva hoyringssvarið meðan øll hini vistu eg skuldi bólka tey í í ta reyðu boksina og guli og grøni so erða fróðskaparsetrið einsamalt í tí grønu boksinum meðan nógv teir flestu liggja onkurta har millum eg halda at mann skal onkur helvtur mann skal vraka tað og onkur er beinleiðis ímóti at gera nakra broyting og haliatvit skulu halda okkum til tí skipaninsum eg hava í dag og tað ger tað øgiliga trupult millum teir tríggju blaðstjórarnir ella tey trý bløðini tey tey pástanda at nú fer mann inn og og hoyggjar hesa játtanina sum er tvær milliónir sundur í smærri bitar men jn punktnffu svara so aftur at ella svara ikk beinas aftur men sigur í sínum hoyringsskrivi at at teir stóru fjølmiðlarnir fara í øllum og her blívur tað bara orð móti orði og tað er ræðiliga ringt at at vordera hvat hvat fer at gera seg galdandi tá ið broytingin einaferð

men í tí sambandi í sambandi við hoyringskivið hjá jn so sonevnir landsstýrismaðurin at at at gottin lækkar tí atuttanríkismálaráðið hevur valt at strika kravið um tvey redaktionell størv og tað gera tað so øll verða møguligt hjáat ja jta n punktum f og øðrum fjølmiðlum í í teirrastødd at søkja um stuðul men hvør fer at vinna kampin ella ella hvør fer at skrivað best umsóknir tað tama tíðin sum bara vísa vissu hetta verður samtykt og akkurát hettaher við umsókn og nú hava fleiri víst á at jamen so verður tað tann sum skrivar besta umsóknir sum sum fer at vinna vinna kampin um hesa játtanina og altso hatta er hatta er afturgangandi also allastaðni visu vit skuldu søkja um at arbeiða jamen so r skuld skriva eina umsókn vissu vit onkur skala hava stuðul í mentanargrunninum so eru tað eisini umsóknir sum sum eru rættiliga avgerandi tí tí jú eg dugi eg skilji væl tann kritikkin men hatta hatta gongur aftur allastaðni í okkara samfelag øh so fyri at taka samanum harra formaður so so erufjølmiðlarnir og tey sum háki ír hoyringsvar øgiliga ymisk á máli og eg vil siga at fleiri liggja á miðjuni altso tað er ikki beinleiðis ímóti akkurát hesari broytingini men eg eri ikki heilt nøgd við ta miðlapstovuskipan sum vit hava og meðan fleiri eru eru ella onkur eisini eru beinleiðis ímótir og og tað tað blívur ein sovrin vaggreytur tá mann fer gjøgnum høvðiskivini og og tí er øgiliga ringt at blíva klókur upp á hvønn veg mann skal fara men eg haldi at hetta er eitt gott boð sum lanssýrismaðuin komin við og tí vit flyta okkum yvir til ein verkætlanarstuðul sum sum leggur upp til stremban og menning og g sum fróðskaparsetri vísir á so fært tú faktiskt mátað um um um betri tilfarið kemur út við hesum hesum loysnum og og til seinast so so var tað øgiliga áhugavert at hoyra blaðstjórarnir hjá sosialunum og og timmalætting og og so bjarna argu tí pensimistarnir tað vísti seg at vera teir frá sum ella blaðstjórarnir vístu var øgiliga pesimistiskur meðan bjarni argu ø g eg eg veit ikki eg kenn hann ikki væl men hann hann vísti so øgiligaver opnimistiskur kanska ein ungur maður sum sær at at at alt broytist við tíðini og og sá bara møguleikar í hesum so tað helt eg vera absolutt áhavert tann samanbresturin sum var har

so renn vit mær tring beinta løgu jakobusin gerst væl ja takk fyri tær formaður nú sigi stefan klein poulsen at gottin lækkar er tað neyðugt túrliga so øgiliga gott hugsi eg og sum er tú at vart í mínari røðu so haldi eg ikki at verandi skipan er nóg góð eg haldi ikki hon hevur givið okkum nóg góðan kritiskan samfelagsliga relevantan sjónvarpsstykk og tí hugsaði eg at spyrja stefan klein poulsen hvussu h heldur at henda skipanin fer at geva okkum so øgiliga nógv betri sjónvarpsstikk bæði um so er at at gottin lækkar og tá ið tað eru verkætlanir hvussu heldur stefan kleinfólz sær so at tað fer at geva okkum
nógv betri samfelagsligan og krikska
fan klein poulsenja harrar formaður eg eg trúgvi ikki at hesar tvær milliónar koma at kollvelta hvørki hava kollvelt ella koma á kollvelta nú við hesari broytingini tað fjølmeðlalandslagið sum vit havaá og og akkurát het her við at gottin lækkar fróðskaparsetriðen hugleiðir nokk so nógv um eftr tí at ja teir vísa á vats gottin er gotn er høg jamen so er tað bara teir stórir sterki sum kunnu l vera kvalitet sum ella ja tað er ein pásavndur sum sum koma ígjøgnum men hin vegin sjálvt um tú lokkar lækkar gáttina so er tað jú tær tær góðu umsóknirnar ella tey góðu prosjektini sum koma at at fáa játtan úr hesum her ogog allarhelst eru tað teir etabuleraðu og og og sterku fjølmiðlarnir sum koma at vinna ta kappingina suman kann siga soleiðis so hvønn praktiskan leiklut ella praktiskan týdning gáttin hevur tað tað kann mann seta spurningur ið er atta øgiliga áhugavert tað sum fróðskaparseturiðvísir á at hon kanska ikki hevur so ræðuliga stóran praktiskan týdning í síðst enda
ja takk
fyri harra formaður eftir hondini er tað øgiliga lítið ið kann takast fyrði givið miðlalandslagið er broytt nógv seinastu árini samskier beinleiðis kollvelt og hvat er satt og falst hevur ongantíð verið so ógreittur sum í dag hóast tað kalla øll heimsins vitan í savnað í okkara buksulummar fjølmiðlakommissiónin hon handaði í tvey túsund og ellivu tásitandi landsstýriskvinnuni í mentamálunum álitið betri miðlar álit um føroyski føroyskar miðlar í tí álitinum eru øgiliga nógv fleiri áhugaverd hugskot um hvussu vit kunnu betra um miðlarnar í føroyum men nú tíggju ár seinni so er ringt hjá mær at bera eyga á hvt hvat politiska skipanin hevur gjørt fyri at implementerað hesi átøkini ið skuldu styrkja um miðlarnar í føroyum tann talgilda kollveltingin og vitanarsamfelagið skuldi vera garantur fyri at vit øll fingu ein meira upplýstan heim at hava alla tøk á vitanin í heiminum í buksulummanum er sanniligan kollvelting fyri okkum øll men kunnleiki og upplýsing er ikki altíð tað sama sum vitan og sannleiki vit liva í einari avbjóðandi og polariseraðari tíð við falstíðindum alternativum sannroyndum og sjálvkendum sannleikum spindoktarar leggja nærrativu til rættis lesrarabrøv við grovum ákærum og uppáhaldum standa á lesa í tíðindarenslunum uttan avsendara og tíðindaskriv frá fyritøkum og flokkum fara óviðgjørd út í teimum ymsu portalunum til fjøldina at sodna meir ella minni rátt tí er tað meira neyðugt enn nakrantíð við sterkum miðlum gjøllari viðgerð og førleikan til at meta um taka fyrivarna skilja samanhangir og bakgrund viðurkenna óvissu og skilja at heimurin og alt í honum er torgreiddur og alt annað enn svartur og hvítur til tess at lyfta hetta krevst at samfelagið og politiska skipanin virðismetir og raðfestir verandi og komandi miðlar ið virka og fara at virka í samfelagnum men politikarar hava ikki serliga stóran áhuga í at styrkja tað ið viðhvørt kallast fjórða stjórnarvaldið tí miðlarnir eru ofta teir sum varpa ljós á avgerðum við politikarar taka og sum spyrja valdshavarar bæði politiska umhvørvinum og í vinnulívinum teir øgiliga keðiligu spurningarnir spurdir um hvørt listin skal bjóða av fáa borgararn at hugsa kritiskt víðka tann mentanarliga sjónarringin og bjóða vana hugsan av svaraði sitandi mentamálaráðhari jenus arana ið eisini hevur miðlarnar um henni í sendingini nøvn tann níggjuogtjúgunda januar í tjúgu einogtjúgu og eg vil biðja um loyvi til endurgeva frá formanninum tað er eitt orð sum mær ikki dámar í hasi bokettini hjá tær og tað er kritiskt tí kritikkur er so hevur altso ein trupulleika við orðunum kritiskt tí tað er so neiligt tað eru bara tvær møguligar niðurstøður ið kunnu gerast út frá hasum útsagnunum antin er tað so at landsstýrismaðurin ikki kennir týdningin av orðunum ella er tað so at landstýrismaðurin veit væl fullvæl hvat orðið merkir men hóar tí illa allíkavæl at tað ikki er gott við kritiskari list og grundað á øðrum útsøgnum hjá formanni í miðflokknunum gjøgnum ár og dag má tað vera nakað tað sama galdandi tá ið tað kemur til kritiskan jurnalistikk tað er í besta føri sera óhepnar útsøgnir sum eg vóni at landsstýrismaðurin ætlar at taka aftur í løtuni so er eitt orðaskifti um miðlastuðulin í undanfarna samgonga samtykti við tí fyri eygað at styrkja um miðlarnar í føroyum stuðulin hevði til endamál at styrkja um føroysku miðlarnar men mann kann av røttum seta spurnatekin við um miðlastuðulin hevur tant sítt endamál tað hevur verið ført fram av summummiðlum at stuðulin millum annað bert er farin til størri rakstrarkostnaðir í høvuðsheitum útberingargjald ið er hækkað meira enn eina ferð seinastu árini miðlastuðulin er síðan vorðið eitt ávíst inntøkugrundarlag hjá summum miðluum í dag og eg haldi ikki at tað er eitt gott hugskot at hála teppið undan teimum frá degi til dagss hetta lógaruppskotið tað flytur so stuðulin frá at vera rakstrarstuðul til at vera ein verkætlanarstuðul og eg skal vera tann fyrsta at siga at eg bjóði tí meira enn vælkomið at vit hava ein grunn til verkætlanir ið kunnu fjøltótta útboðið av miðlatilfari í føroyum tað er tað jú sjálvandi nógv potensialið í men eg haldi ikki at tað er rímiligt at umskipa verandi stuðul til verkætlanarstuðul og so slett ikki bara uttan víðari og uttan at taka atlit til teir ávirkaðu partarnir fyri tað fyrsta so eru tað øgiliga nógvar praktiskar avbjóðingar við verandi uppskoti um mann kann seta spurnartekin við um miðlarnir eru áhugaðar í ella yvirhøvur fara at megna at søkja og brúka stuðulin til nakað munagott grønland kann nevna sum dømi innførdu eina líknandi skipan men tá tá kom eingin umsókn inn fyri tað næsta so sær tað út til at ein almenn nevnd skal kunna taka dagar ímillum hvat er gott fjølmellatilfar og hvat ikki er og skal lata fíggjarligan stuðul hareftir tað haldi eg fyri tað fyrsta ikki er gott fyri pressifrælsi tað at ritstjórnarrætturin verður fluttur til eina almenna nevnd sum skal virka sum yvirritasión yvirskipað so haldi eg at vit mangla ein øgiliga vit mangla ein framskykdan miðlapolitikk tað er í áhuganum bæði hjá fólkaræðinum og samfelagnum sum heild at vit hava eina góða føra og sterka pressu sum kann spyrja teir ópihagiligu spurningarnir og sum kann halda okkum her á tingi til svars puljan í fer til miðlarnar haldi eg skuldi verið munandi størri stuðulsskipanir til miðlar eru ikki eitt fremmant hugtak í okkara grannalondum og í føroyum har sum grundarlagið frammanundan er rættiliga veikt er nógv lættari at grundgeva fyri miðlástuðulsskipanin tað óhepna við verandi miðlastuðulsskipanin er at hon rakar kanska øgiliga ójavnt millum teir aktørar sum eru men vissi mann hækkar stuðulin yvir ein kamb so kann mann siga at flóðin hon lyftir á til bátar fekk mann eina upphædd í munaði so kundi mann sett útbúgving starvsfólk ið hækkar góðskuna á verandi tilfari ella víðka um tað virksemið sum longu er tað er umráðandi at tað er ein armslongd ímillum politisku skipanina og miðlarnar men tað skal heldur ikki fara beint í kassan hjá til dømis posta ella aðrar útreiðslupostar so lata vit pengar úr landskassanum so er tað tí at vit ynskja eitt hægri støði bæði so so vit áttu bæði at havt rakstrarstuðul og verkætlanarstuðul soleiðis at tað bar til at fáa fleiri útbúgving fjølmiðlafólk í tað føroyska miðlalandslagið at arbeitt vit áttu at havt eina føroyska journalistuútbúgving soleiðis at fleiri fakfólk við hollari vitan innan fyri fjølmiðlaarbeiði og góðum fjølmyðlasiði styrkti um tann føroyska fjølmiðlaheimin vit mangla alvorliga ein langsigtan politikk hvørjum miðlum viðvíkur kanska partvíst tí at ein veikpressað kann viðhvørt verða til gagns fyri okkum politikara og partvíst tí at vit eru øgiliga bangin fyri at stuðla virksemið við almennum pengum ið ikki altíð kann bera seg sjálvt men vit hava sett okkum mál í øðrum vinnum eitt nú ferðavinnuna um maritima vinnu um samlaða ársverk og um samlaðan umsetning hví ikki hava eina slíka visjón fyri at hava eitt sterkt privat og alment miðlalandslag øllum fólkinum til gagns vit halda ofta aftur við at stuðla og ofta er tað væl grundað men í hesum førinum eru tað í mínari verð onnur ting ið illa kann gerast upp í pengum ið hava størri týdning eitt inntakt og upplýst fólkaræði eitt alment orðaskifti á høgum støði ein kritisk pressa og saklig viðgerð av samfelagsviðurskiftum hetta uppskotið hevur sera nógv ivamál og nógvar ókendar avleiðingar eg haldi at að hevur týdning at vit taka hetta úr røttum enda og tryggjað okkum at vit ikki geva nakran ein óneyðugan smeit men at vit eisini tryggjað okkum at politikkurin røkkur tí hægra endamálinum ið er at tryggja eina sterka og virkisføra pressu ið er ei samfelagskritisk funktión fyri okkara fólkaræði
takk fyri harra formaður ja takk fyri so fær ingolf sólheim ovnsa norðuri
gersuvæharra formaður ja nú hevur nógv sagt um hetta her málið og tað er eisini væl lýst av okkara framsøgufólki beint e løv jacobsen eg havi tíbetur ikki hoyrt nógv tosa um at avtaka stuðul til miðlarnar ø og eg giti og vóni at orsøkin til at tey flestu hóast alt tykjast at vilja stuðla privatu miðlunum at so er tað tí at tað hóast altso sama týdningin av at hava eina fræls a pressu og allarbest um mann eisini heldur at ein frælspressa er ein av grundsølunum undir tí fólkaræðinum sum vil siga okkum vilja hava á okkara leiðum her í vesturhoynim men tá vit viðgera ser so usum hetta her so mugu vit gera okkum greitt hvat tað er sum ger at tað hevur so stóran týdning athava eina eina frælsa a pressu hví er tað so týdningarmikið tað er tað tað er tað er týdning tí at tað altíð má vera onkur sum uttan ótta fyri at blíva revsaður ella skúgvaður til viks ella upp á onkran hugsandi máta órættaður altíð torir at seta spurningartekin við tað sum valdshavarar av einumhvørjum slagi gera siga og ætla tað er tí at tað er so viktigt at hava eina frælsaapressu so er tað líka mikið hvat man annars heldur um dygdina í teimum einstøku innsløgum ella greinunum har viga tað altso meira at onkur er sum altíð torir at seta spurningar og halda í oyruni á valdshavaranum og eg meini allar valdshavarar eg meini tað ikki viðsum ein negativ sdempul tað eru vit tað eru vinna tað eru øll tað er eisini lærara ímóti hesum næmingum og hvar mann kann hugsa tað men harra formaður hetta uppskotið sum landssýrismaðuin í mentamálunum hevur lagt fram ger eftir mínum bestu sanferi beint tay mósa hatta tí at nú skal mann søkja pengar til sjonalistiskar verkætlanir tað vil siga at tú skalt tú hevur eina nevnd sum áðrenn tú yvir høvur fært íl gongd skal meta um um het góði sjónandis iðkurinl ikki áðrennhann vr høvur er gjørdur og og og faran í gongd og hvat ger tað við ta jounalistiska valið á redatiónunum jú í staðin fyri at dyrka tað vanliga jonalistiska forvitnið sum eigur at verða dreivi og einhvørja redatión og at halda seg til til kend hjorinalistisk kriteriur millum annað santellags relevans so fer mann at leggja tíðindaflutningin eftir hvar ið mann heldur mann er størst fær strst vælvild frá hesi her nevndini sum skal meta um tað produktið sum væntast í hinum endanum tá eru vit komin í eina heilt heilt heilt annað spor fralsa sjonanistikk tá eru vit meira har sum biktur urban hvat gjarna vil vera at mann kann eg sigi slet k at tað er endamálið eg sigi bara tað er eittvantakjós mann kann koma har til at tað verður stýrt hvat ið tíðindafólkurin skal vera øtíðin vennir skjótt eg skal egeg havi eg havi sjálvur ábyrgd av tí lóg sum er í dag eg varð eg var við til at fá han ígjøgnum seytjan hald tð var og eg má siga afkrat sum her eg havi ongantíð verið serliga væl nøgdur við ta lógina tað sum var mítt hjartamál tá og og partvíst eta enn altso í í tí høpinum tað er at eg vildi gjarna bjarga ella verja teir fáu pappírsmiðlarnir su eftir eru og teir eru bara tríggr í løtuni erta tríggir og eg vil siga at tað sum hendi við tí lógini varð beint tað mótsatta tí at mann stuðlaði og tað var ætlað at tað kundi stuðula undir útberingina av hesum her pappírsmiðlunum men hvar endaðu endaðá teir pengarnir teir endaðu í kassan hjá posta í hægri gjøldum og nú ætlar mann so at taka teir pengarnir aftur frá miðlunum tað vil sigat nú standa miðlarnir eftir við tí hækkaða postgjaldinum men missa teir pengarnir teir fingu til at gjalda ta hægru rokningina so mann hevur gjørt pappírsmiðlunum óbótaligan skaða við yvirhøvur fyrst at veita teimum stuðul fyr síðani nú at takahan aftur so vit mugu altso hugsa øgiliga væl um hvat eg vil gera visti mann vistit er ein politisk ætlan tað rokni ikki við tað er at mann vil pappírsmiðluum til lívs so kann man gott siga tað greitt men annars haldi eg at mann sterðin fyri hetta so er tað onnur ting mann kann gera visi mnn vil visti endamálið er at hækka sjonalistisku góðskuna hvør skal son meta um tað so erein máti er at leggja seg eftir at fáa eina góða útbúgving nú havi ikki so góða tíð men eg havi ofta sagt tað fyrr eisini her at tá ið eg sjálvur kom aftur niðri frá aftan á hava verið kann mann siga heilavaskaður í tjúgu ár við donskum samfelagsviðurskiftum í donskum máli tá trongdi eg í dangra til at fara á eitt eftirúvingarskeið í í nakrar mánaðar kanska úti á setrinum í føroyskum samfelagsviðurskiftum og á føroyskum máli so vælsigna verður tykkum seti nógv meir pengar av ein tvær milliónir til tað endamálið at fáa eftirútbúgvið okara tíðindafólk som vit fáa føroyskan
tíðindaflutning frá føroyskum tíðindabólki takk fyri ja takk sora við
vimerkingar djóni nols joensentakk fyri harra formaður ja tað e áhuga vert at hoyra sum er innarliga í tí sjonalistiska umhvørvinum eisini kennir líkasum tað at arbeiða á á redaktiónum øog og hoyra hugleiðingar frá honum um akkurá hetta uppskotið í mun til ja tað føroyska miðla landskap eg hugsi eg síggi fyri mær ella tað tað innlitið sum eg havi í í sjounalistikk at at tað eru redaktiónir sum eru har har mann journalistar sýná millum kanska ma siga sparra og hava eina eina ein eina sterka oynd har men men við hesum uppskotunum síggi eg ikki at tað sum man hoyrir í hoyringsskrivunum eisini er tað at at vandið kann vera at at redaktiónina minka at fólk verða uppsøgn oghvørtrá sínum og at tað fer meira yvir til fríurkis fólk sum sum líkasum skulu øfáa hesahr verkætlanirnar ttá síggi eg fyri mær at at so minkar eitt annað tað sjornalistiska umhvørvið og og eg eri púra samdur at vit skulu heldur fara inn og og stuðla tí tí og ogog eisini tey føroyska málinum og sjonalistarnar atil tey føroysku viðurskiftini

ja takk fyri ja øh eg eri samdur við tí sum djóni nols joensen sigur oh eg vil eisini leggja dent á tað at eg eri ikki ímóti at man fringin at stuðla verkætlanina er bara ímóti at tað at mann heldur seg hækka tað jornalistska støði kenerelt við hesum her tað er tað tað gerur man kki um at gera tað mótsatt haldi eg eg hevði fegin viljað hetta koma afturat eg veit ikkium man kundi víðkað mentanargrunnin etlanin at mann kundi søgt um líka sum tú í dag kansn søkja til ymiskar filmsverkætlanir hvat veit eg at mann eisini kundi søkt til sjornalistiskar verkætlanir men tað skuldi so komið afturat hesum tað hevði verið ein stórur styrkur fyri tí a vit hava eitt blámstranti fríyrkismilliø í føroyum faktiskt tíverri er tað so at eg haldi at bróðurparturin av teimum útbúðni jonalistunum í føroyum eru fríurkis jonalistar í dag og tað er heilt sikkurt at tað kundi komið nógvir góðir sjóvndi sikkur burtur úr tí eisini vist tað var afturat men tað vanliga støðið
í sovorðnum stykkinum verður ikki hækkað við hesum
edva jacobsen maður lalsim ingols sólvin olsen á eg skilji væl at tað dugir væl at síggja tá ið mann tá ið mann koyrdi lógin ígjøgnum tvytúsn seytjan tá hevði mann kanska ikki tað í huga ella tankar um at ein stórurpartu av pengum endaðu á posta og um mann ikki fekk nakað meir kanska gjørdi mann fótfeilurin longu tá at mann mann hevð ikki ordiliga gjøgnumsæð akkurát tað sum sum hendi mann vildi mann vildi nakað væl men men tað endaði kanska við at mann sat við tí sama tí at tí tað kanska durkaði líka nógv sum mann fekk í stuðul tilhvat heldur olsamiá soleiðis hugdi atir miðla sannlaga miðlapakkan í í tí føroyska sisteminum eg sjálvandi eg veit gott nógvir ymiskar málið um tað vit hava kringvarpið sum stendur fyri tvey trýoghálvfjerðs milliónir onkuntíð upp á fýrs milliónir og so við tvær milliónir til privat í miðlanum te sútú hygur eftir tí samlaðu lagkakuni so belur ta grøka klant eg trúgvi nokk at mann kundi flutt e títt sindur eitt lít sindur runt so tað fór eitt lít sindur meir yvir av teiri privatu soleiðis at tað bleiv eitt sindur meira abalansi í enn tað er í dag

ingololsen ja takk ja eg skilji væl hugsanina eg eri bara so ræðuliga bangin fyri vis mann fer at altso vit mugu ikki taka burtur av játtani til kringvarpið hon hon hon er í minna lagi frammanundan hon skal alts ikki minka men men eg eri við upp á hugsanina um at mann kundi tosa um eitt miðlaggjald hvar ið mann at hvar ið mann legði hesar pengarnar til privatu miðlarnir afturat men men eg haldi ikki at mann skal fara at hugsa at taka pengar frá kringvarpinum yvirhøvur tí teir hava ikki ov nógv ikki at oyra for nógv teirva for lítið men eg haldifyri at venda afturtr at hr sum tú eisini spurdi ella var inni á um um hvat varð hugsað í seytjan ella tá tað var tað er rættnei tað er ikki rætt at tað ikki varð hugsað tann møguleikin at tað fór at vera úti up faktiskt var tað nógv tosað um her í húsunum at bara tað ikki fer at henda men tað hendi eg haldi tað var næstan í somu løtu sum at miðlastuðulin var komin í eygað so
fóru gjøldini hjá posta til himmals takk fyri
meinsacariasen formaður inkolvetroelsen var inni á hesum her við ati inni á hetta við hjá bløðunum og tað var nakað tað sama sum er er inni á í sambandi við mína framsøgurøðu og tað sum eg haldi er eisini rættiliga interessant í hesum tað er tað tá ið mann tosar um hettaher hhvørsu skal t meta um tað sum verður gjørt at eg væl eingin ivi um at v hyggur tú eftir ella visti tú tekur bløðini so er eingin betri at meta um tað enn tann sum sum lesur altso keyparin í lesaram altso tað er vist tú ikki kemur við kvalitetið og við tí sum fólk hava ovug í so selur tú eingi bløð so onkuntð er tað og tí haldi eg tað at tað er ein nokk so interessantur vinkul akkurát á hesum her hvør er tað sum skal meta um góðskuna og hvat er tað sum o út frá hvørjum ina fyri bløðini var eingin ivi t er
lesarin sum er tann besti til at finna út av tí takk fyri
ja takk fyri er púra samdur jensacareasen tað tað fer altíð at vera hundrað prosent subjektivt tá man fer at meta um góðskuna hesin her og tí hevur tú tann bygdina í pressini í øllum heiminum í dag at tað eru redatiónnar suðurent sum skulu gera av hvat verður prentað og varpa út ntð er í loftrúminum ella hvat er tí at tað er tann einasta mátið mnn kan gera tað uppá tað einasta man kann so fyri at at at at royna at tryggja sær at tú hevur eitt javnt høgt støði tað er at tú hevur eitt broytt útboð av miðlum so at eð eru heilt nógvir sum miðla tað er eisinieit vansið í føroyum t vit hava so fáar biðlar at mann faktisk ger laks óósagt grabýti at at t ei miðjil e farin í gongd við eitt evni jamen so fartað hinir og gondrt okurt annað ta vsið at tú hevur ofta eina nokk so einsíðaðan dekning av hesum ymisku evninum tí atvit hava fáar miðlar at mann líkasum fordeilir uppgávurnar sínámillum og tað er væl skiljandi men tað hevði verið betri vistitað vóru fleiri eygur á somu málunum
koyrt takk fyri ja takk næsti røðari er kristian andreasen
ger sovæl takk fyri harra formaður eg skal ikki leingja orðaskifti her men eg hevði hug at taka orðið her og siga mín hugsan um heta her man kann pyrja sjálvandi hvat er endamálið við einum miðlastuðli altso endamálið má vera at fremja eitt broytt miðlalandslag og eitt harvið tryggja eitt broytt útbuð av tíðindum og bæði samfelagsligum emeligum týdningi og eisini fyri at styrkja demokratiið og tað demokratiska orðaskifti sum má vera í ennhvørjum demokratiskum samfelagi í dag hava vit eitt øgiliga ójavn eitt øgiliga ein øgiliga ójavna styrkisjavnvág man kann siga vit hava eitt øgiliga sterkan miðil móti kringvarp føroya sumtotalt domunerar upp á nógvar mátar miðlalandslagi í føroyum og sovorðir samfelag sum tað føroyska hevur sanniliga brúk fyri at tað eru aðrir miðlar soleiðinar at øll kunna t koma atl orðana og at tað er ein ein ein vist demokratisk trygd í tí at at vit fáa øll sjónarmið fram og so víðari marknaðurin í føroyum hann er lítil og tað er helst ikki fíggjarligt grundarlag fyri so nógvum miðlum og tí er tað neyðugt við einum stuðli fyri at tryggja at vit fáa eitt eitt broytt útboð av hesum her av hesum her tíðindaflutninginum og eina kritiskari pressu so eg haldi tað at mann eigur at kalla ein spaka fyr ein spaka endamálið við stuðulinum er at varðveita eit broytt útboð á miðlum í føroyum og tí haldi eg tað attann greiðasti mátin at gera tað uppá tað er at teir a út til teir miðlar sum hava prógvað at teiri kunna reka ein miðil og og sum kanska hava svertvig at fáa endaran at rakka saman og tí veit eg ikki um tað er púra rætt at fara frá einum rakstrarstuðuli tínar verkætlanarstuðul hvar tað skal vera einum onnur nevnd sum meta um kvalitetin og førleikarn av tí sum verður gjørt tí tað blívur eg hvussu á einir eguligani torvgreið skipan og tekna øgiliga skjótt viðføra ónøgd í í í miðlalandslagnum og tí eri ett tísti sindur stúrin um hvat ina liggur aftan fyri at mann skal fara at at søkja stuðul til verkætlanir og sjálv fylgi e veit g at tað er tað er gjørt ið eina góðar meining men og til at styrkja sjonalistisku dygdina og suvíðari men tað verður væl torført hjá einarfs erð nevnd at at javnseta øll tá i mann skal inn og kvalitetsbordera hvønn miðil sær sum søkir sum sagt so tað eri eg ímóti mínum bigrepum at stuðla vinnulig virksemi men her haldi vit eig at gera undantak tí tað teir dragaseg um biðlar tað er neyðugt við okkara samfelag at havaher hesar miðlarnar tað sum eg bara vil siga er tað t tað r øgiliga viktigt haldi eg at hava eina einfalda skipan sum er ígjøgnumskygd sum tað er klár kriteriu fyri hvussu tað verður býtt út í dag er tað seisini hat fjøruti prosent verur býtt javnt og trýss prosent verður býtt út í mun til rakstrarútreiðslurnar og kanska rakstrar útreiðslurnar hevur kanska givið eitt ávís ein ávísan trupulleika tí hvat er rakstarútreiðslurnar tykist ær endurvís kvaliteturin ella nøgdini á framleiðsluni sum sum har liggur til grund og tað er kanska ein tí mannkanska ynskir at broyta hendan her stuðulin síðinamann kanska meira at hyggur eftir framleiðsluni enn kanska rakstra útveiðslunum men tú ert noyddur at hava eitt einað parametur fyri at útevta hendan stuðulin og tí tí gangi út frá at mann í í mentanarnevndini fer at granska teg væl og og finna út av hvat verða tey tey sakligu opjegtivu kriteriini fyri at fáa fyri at fáa eina stuðul ú goldnan tað má heldur ikki bara drukna í biogratii til at vordera hesar verkætlanir so tær verður ein slaks ein ein heiðursløn sum verur út á ett einum um einaferð ári enn eg hevði sagt taðí prinsippinum er eftir orðaljóðinu sum er nú kann oynmigin fara ugstað við við meginpartin og sovíðari eg haldi tað er neyðugt at vit tryggja at tað vera eitt javnt býti millum tarmiðlarnar í mun til ta stødd teir hava eg síggi at aso í danmark hevur mann eisini miðla og miðlastuðul sið tit iki ba et føroyskt fyr enn meg inn í danmark í øðrum londum hevur mann miðlastuðul í danmark er stuðulin út við fýra hundrað milliónir um árið og vissu mann set tað í mun til føroyska samfelagið so so eru tvær milliónir ikki nógvr iki nógvar pengar tá mann tosar um tað átti kanska nærri at verið á fýra milliónum og og og í mun til fólkatalið og hvussu mann visu mann lggur tann standardin er til grund og eg haldi tað at at eitt hugskot kundi kanska verið at hildið fast við ein rakstrarstuðul skul tað so man kanska leggan yvir bygdin upp á afturat til hesa her hesa her verkætlanarstuðulin soleisin at mann tryggjar at vit framhaldandi fáa býtt eina stuðul in út til allar hesar miðlarnar sum vit sum vit øll hava brúk fyri í í okkara samfelagi til tess at tryggja okkara ma siða okkara demokratisku skipan við einai við einum fjølbroyttum miðlulandslig
ókey takk fyri har formaður ja tað var nú koma ein viðmerking
sjónai esa takk fri hrformaður ja júst at her so kristin andreas send inni á tað haldi eg í eini hoyringsskrivi so er tað nakað av tí sum eisini framgongur sum føroysk miðlafólknevna nevniga her við hvussu mann hvussu mann beinanvegin fær lýst kunngerðina nærri beinanvegin mæla tey til tí at ta er einøguiliga stór uppgáva hjá miðlastunlisnevndini at loysa tá ið tær øllesar umsóknirnar koma og hon skal í prinsippunum viga tær redaktionellu avgerðirnar sum miðlaleiðslurnar taka tá teir seta út í kortið o lyskar ætlanir ha og tí hevði eg tað hvussu vissi eti heru líka sum skal arbeiðast víðari við og føra mál so má tað hvussu vera púra broytt við kunngerðini
áðrenn vildi eg mett i hvussu
takfyrija takk fyrha formaður tað er akkurát tað sum eg eri bangin fyri við einum verkætlastuðuli burturav tað er tað at so verður stuðulin deildur út til nakrar fáar og ikki til allar sum kanska hava ørv fyri tí og tað kanska hava verður misnøgd í miðlalandslagnum um hvør eg fær g hvat ikki fær og tá skal mann vera øgiliga varin við hvussu mann setir upp kriteriuni tí tað má verða rætiliga klárar treytir altso ein og hvør stuðulsskipan má vera einfald at umsita og má vera gjøgnumskygd og má mann vita hvat er tað fyri kriteriur mann leggur dent á og ikki nakað ikki nakað sum byggir for nógv upp á subjektivar vurderingar sum kanska er mentunahoyðurslønir og sovorðni tað ikki tað vit vit tosa um her men ein ein ein ein praktiskan dagligan stuðul snar fyritíkuna

at sita og lurta eftir einum práti um at tað verur so tað var so ræðuliga ringt at fara og skriva umsóknir og so fara summi at fáa sær professionellar dagurin hjá okum hvat bestendur hann av hann bestendur av umsókn skal mann hava starvs soeta ein umsókn skal mann bjóða tjóðleikshús t út so eta umsókn

listog mentan og hvat enn skal vera aftur at umt onkur skal hava okkurt gjørt hann fer á tilboð álvara tos royn ikki og finn orsøkir til at vera ímóti hesum her hetta er ganska vanligt at eg tiki burtur úr dagliga degnum hjá okkum

tvær milliónir sum skulu býtast út tvær milliónir og finna leiðslua at býta tað út eftir hetta h eru tjúgu milliónir som kundu kanska forstaðið at mann gjørdist nógv burturúr ta men eru tvær milliónir kom við einum uppskoti um hvussu tú best kansn brúka hesar tvær milliónirnar áh tá dámar meg betur mannin sum segði vaskað jenes blaðsrúri á ein ein einm einum loppornu bornamilju hanseg vast hvat eg havi ikki tíð til at seta meg niður á skriva eitt hoyringssvar men hatta er fantastiskt og okur longu bigyntur at seta okkum niður at gera umsóknir møtti eg ein blaðmainni hjá honum nakrar dagar aftaná er ein starvsfólki kinnu nakað aftaná og hann sigur hatta er fantastisk ja eg snakkaði við stjóran hjá tær í gjár javit longu byrjaðir tað dámar mær betri ella ella vist mann fær hina hina grøvtina at hetta her hava nakrar meining at hava vissjónir maðurin sum sigur hatta har eg kundi ikki droymt um til okra miðil at fara og søgt um pengar okur klára okkum bara tí at okur ikki søkja pengar frá tí almenni

og so hin sum hevur næstan næstan havt havtkunngerði um andlát fyri bløð her í røðarpallinum í dag álvara tos altso her eru tvey bløð sum eg haldi at annar fekk knappar sjey hundrað túsund og hitta knappar trý hundrað burtur úr verandi stuðli tað eru somu tvær milliónirnar sum ersum erðu útbodnar nú kom og og geva eitt boð upp á tað í staðin fyri at standa og grenja um blaðdeyða og fólk sum verða uppsøgd og so víðari eg skilji ikki eitt orð av sovorðinum altso tað kriplar í meg eftir at kunna vera í tí støðuni og far roynt eftir eftir tí at koma við uppskotum og tí dámdi mæg sum steffan klein poulsen nevndi ótrúliga væl tann bredda tá ið tann ungi miðlafrøðingurin situr har ja men also hvat hvat snakkar tit meira um hann skildi ikki eitt kvekk av tí sum teir snakkaði um og eg skilt taðn væl tí hann sá fyri sær at at hesir menninir sum hava besta førleika fyri at fáa hasar pengarnar tí teir sita á heiðurskrúnaðum miðlum bløðum teir ra besta førleika fyri at kunna seta seg niður og koma við boði upp á hvussu teir kunnu brúka hasar pengarnir gott

at hugsa til at at nettupp teir síggja deyðan í hurðinum hvat hvat hvhvat er hetta fyri nakað hvat er hetta fyri hesin ungi maðurin hann hann fær eitt stórt spurnartekin hann spurdi teir nakrar spurningar royndi at áa at fáa at fáa at vita hvør kvat ka egir fyri

brett upp á marmar rætta ryggin og fara til arbeiðis er ær tvær milliónir komabóða upp á tær sig hvat ið nú kann brúka tað best til tað haldi g og og lat okkum ikki gloyma at tað er undir verandi skipan at tað eina blaðið hevur rediserað sít út sít ttalað av døgum har tað kemur út tað er undir verandi skipan

nei eg ivist onga løtu í at visse tey sum hava bestan førleika og har hugsi eg um bæði

men tað var spell beinta løgi jacobsen kom inn upp á tað eisini inga klein olsen at at ætlanin var nakað annað tá ið tá ið mann fór gongd við við miðlastuðulin men tað bleiv bara ikki sum hann hevði hevði ætlað tí at fyri tað fyrsta so so gjørdi mann eina broyting soleiðis at tað sum var ætlað á bløðunum til ein ella annað form fyri útberingarstuðuli tað bleiv býtt út til aðrar miðlar eisini so í staðin fyri at vera nøkur fá sum blita fleiri og so tað at posta kom á banan men hvør kann forða tí eg kann eg hvussu ikki forða tí okur hava havt fund við við umboð fyri bløðini eisini um hetta her og fíggjarmállaráðharrin vvar við men altso hvør kann fara inn og krevja av posta altso tað er eitt eitt alment partafelags sum sum arbeiðir hevur nakar rotninslinjur at arbeiða eftir og og tað nyttar ikki a sega i at gráta um um posta í staðin fyri fara ag hyggja frameftir hatta er bara soleiðis

edva jacobsen tosaði um at fara ot hyggja eftir eftir

í løtuni arbeiði okur nættupp við tí onkur sigur tað at okur taka mann tekur tveyoghálvfjerðs milliónir frá kringvarpinum nei tíverri enn so tað er kringvarpið sum hevur møguleika fyri at fara niður í ella inn á kontíðina og niður í lummarni hjá hvørjum einasta føroyingi og fáa fatur á tveyoghálvfjerðs milliónum í alt so tað er eitt sindur annaðlaðis eitt sindur øðrvísi men egri fái eg álagt at gera nakað við tað sum skal eg nok gera tað í løtuni sita okur arbeiða við popbligisørusáttmálanum men mín hugsjón er ikki tann at fara og taka pengar frá posta tí ein sjournalistur er ein sjournalistur í mínum eygum um at si han arbeiða á postellaaeiði miðlavarpimiðlhúsinum ella hvar hann arbeiðir tað er eingin munur á sjournalistum øso okra dreymur steffan klein poulsen ella mín dreymur landstýrismaður tað er tann sama dreymin sum eg altíð havi havt mensfein klein poulsen lusti hann væl tað er hetta her tann dagin tái fólk sjálv kunna bestemma hvat eg lurta eftir og hyggji eftir og betala fyri tað og einki annað tað er tann dreyma søðan og tað er ein verkætlan sum vil nakað khristian andreasen tann dagin tí tá noyðist hvør einstakur sjonalistur og hvør einstøk fyritøka at seta seg niður og ansa eftir hvat ið hann ger og hvat ið hon ger tí annars komu pengarnir ikki inn men eg eri ikki samdur við kristian andreasen í at fara at geva eftir stødd heldur ikki eftir hvussu gott viðkomandi hevur eg hevur klárar seg tí tá drepur mann kanska øgiliga lætt spírarnar

øog lílíka nevna miðlastuðulsnevndin er hundrað prosent politiskt óheft og hon blandar seg ikki upp í redaktionella frælsi á ongan hátt hon blandar seg upp í hvat ið tvær milliónir úr landskassanum skula verða brúktar til einki punktum einki annað eskal enda við bjarni kárasom petersen hann nevndi dagsins veruleikar millum annað dunevnt lesarabrøv og sovíðari hvussu dagurno sega hann gloymdi størsti pútspillingarportalin sum okur hava innan fyri føroyskar fjølmiðlar fjølmiðlar heim og tað er tær so kallaði oddagreinrnar men so so namar við hetta her at mær ikki dámdi at mann tosari um kritiskan listikk nei tað dámar mær slett ikki tí eg eri eg eri ikki negativur andlagdur eg eri positiki andlagtur eg haldi mann skal brúka positiva orð fyri jónalistykkin mann yrski tað góða tað uppbyggjandi tað sanna og so víðari kritikkur er sjálvt um eg veit at tað verður brúkt og mann roynir at brongla tað til at vera nakað positivt kritikkur er ikki positivur hann verður ongantíð positivur tú sigur við ein persón ver ikki so kritiskur kritikkur er negativur men eg veit at fjølmiðlafólk tey vilja hava eg veitk um tey læra tað álærustovuna eisini hava kritikklat vera positiva kritikkur er ikki positivur og tí oppin eru eg hvørja ferð at hoyra ímóti at mann skal stíla ímóti einum kritiskum jónalistykki nei tvørturímóti alsukvat stílu ímóti onkrum sum fer gott og sum byggir upp sum er rætt og sum
att og sovíðarija so eru nakrar viðmerkingar
tað er tað beinta løgu jakobsen gjørt tað ja takk fyri harra formaður nú er tað ikki meint sum eini kritiskur spurningur meira bara sum ein fakta ellir spurningur so eg hugsaði at spyrja landsstýrismannin hann tosaði um at onkur bløður hevur fingið í miðlík hvør upphædd mær ein sjey átta hundrað túsund um so er at hetta uppskotið hjá landsstýrismannum verður samtykt hvat merkir tað so fyri eitt blað sum hevur fingið sjey átta hundrað túsund ella eitt blað sum hevur fingið ella ein miðl sum hevur fingið trý hundrað túsund missa tey so alt beinanvegin og so
er uppsagnir ella hvussu er
li spurningin heilt men hvat ið tað merkir fyri tey altso tað er møguligt at tey fáa sjey átta hundrað túsund aftur eftir hesum her altso tað veldst um hvussu nógv tey fáa ha ella tann sum fekk naptrý hundrað hann fekk kanska fimm hundrað so er tað tvørturímóti so er tað positivt altso eg meini hetta er eitt ein spurningur um at fara og bjóða upp á tvær milliónir og hav eitt gott produkt sum ger at miðlastuðulsnevndin sum eg ikki havi sett tað er tann sama sum hevur sitið og sum er er orsaka miðlastuðulsnevndin sum eg seti eftir tilmæli eg seti ikki nakran politiskt tað er armslondarprinsipp eg fái tvey at velja ímillum frá frørvarkatretvinum tvey frá sum eru instaefir frá skaar løgfrøðingarfelagnum og tvey frá tað et ikki blaðmannafelagið men men okkur sór føroysk fjølmiðlafólk ha tann
nevndin setir seg og hyggur eftir og velur ímillum tað so og hetta eru væl útbúgvin fólk eg havi fult álit á teimum og eg havi onga ávirkan á tí
so fær bjarni kárason petersen eina viðmerking gersuvæl takk fyri hara formaður eg haldi at eg fekk tað vátta her her til seinasta landstýrismaðurin veit kanska ikki netúrliga hvat hann merkir at vera kritiskur ja ein útlegging av at vera kritiskur er sum landsstýrismaðurin sigur at vera negativur men h var kritiskur og eisini at vera viðgerandi og at taka jaligir og neiligir partar og vísa teir fram úr einum verki ella hvat tað skuldi veri tað var kritiskur ikki altíð tað sama sum at vera negativur lat tað líka sum sos fast harafturat nú nú nevndi jenis arana at at har var ein sum hann hevði tosað við sum sum var redaktøroyenum luftborvnum vili sum var øgiliga positivur um hetta her uppskotið og hann var farin í gongd beinanvegin og hann fór at søkja evðiitað hevði verið nokk so áhugavert at fungið og umræda persónin í mentanarnevndini at greitt frá øll tey positivu tingini sum eru

ja takk jenisarana ger sovæl eg trúgvi t væl at eg kann sendast heilsana til hann og og og spyrja hann um hann ikki hevur áhuga at at bigða oum an sleppa inn í mentanaatað hví ikki tað tað kundi eg sagtans gjørt nakað heilt annað tað var hatta við kritiska har blíva okur ikki samdur báði tað tatað er bara soleiðis tú fert meg ongantíð at trúgva at te hava verei krittiskur persónur n ina positiv persón
ongantíð ja takk næsta
viðmerkja eringolf sólan olsenja takk fyri frú forkvinna øh nei eg skal ikki etrætast við jenis arana um økritiskan sjónasikk tí tað hevur hansamhann sjálvur sigur ikkifort tand uppá og hann sigur seg teg skilja tað er rala nógv umhan ikki skilur í hesum uppskotinum sigur hann sjálvur og tí nei í í í í áraskiftinum av hesum kritikkinum sum er komin í dag er tað nógv hann ikki skilar av sigar hann tíkundi eg hugsað mær at spurt hann um tað yvirhøvur ikki ger inntrigv at nógvir fakpersónar sum hava sent hoyringsskriv inn til landsstýrismannin sum hann sjálvur kanska hevu biðið um nú tosar hann um sum hevur rest hesin her til skíggja í onkrum luftkornum biðli men eg síggi at í øllum førum tey trý bløðini vit eiga og kringvarpið koyra tunnilin niðureftir plussu nógv onnur altso ger tað slett einki inntrúgv á landstýrismannin at meginparturin av sakkunnleikanum tá tað snýr seg um pressu
har er tumlið niður við hesum himmalinum takk
ja takk jensarana ger sovæl nei eg haldi at so skal ingold kleini olsen fara at lesa hoyringssvariðni umaftur ha hvat segði sólheim orsakaso skal hann fara at lesa hoyringssvarini umaftur tí tað tað er fantastiskt at lesa tað hjá setrinum til dømis ha og og og og og tað hjá hjá kringvarpinum tað er ikki negativt slett ikki soleiðis lesi eg tey ikki nei slett ikki slett ikki men eg síggi tað at tey flestu uppskotini tey eru negativ yvir fyri tí verandi uppskotinum og eg havi havt eg havi tosað við við miðlafrøðingar ein var inni í í bretlandum til dømis tað eru menn og ungir menn sum hava hava báði hava lisið eru ungir hava móta upp á lívið teir síggj ikki soleiðis upp á tað nei eg forstandi slett ikki í tað at at mann í staðin fyri at bretta upp um armar og rætta ryggjum og fara til arbeiðis
beginnur at grenja tað skilji eg ikki
ja takk djóni nolsø joensen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at hendan røðan hjá landsstýrismanninum honi prógvar nokk so nógv ella andan í hesum uppskotinum um at tá ið landstýrismaðurin nevnir at at tey mestu kanskg man siga at oddagreinirnar eru tær mest vandamiklu eitlaanas tað so skilur mann betri at hetta uppskotið er sett upp á hendan mátan at netupp tað sum ingolshalm eisini olsen sigur at allar tær sjonalistisku røddirnar at øll tey sum hava líkasum skil fyri hesum her tar vara ikki lurtað eftir og tí tí kann mann fáa ein sovorna eisini út frá hoyringssamandráttinum í lógar uppskotinum hjá landsstýrismannum verður tað staðfest at at tað kanska bleiv lurtað meira eftir at tey vórðu tikin meira upp á ráð í hesum her at tað samlaða miðlalandsleypið tikið meira upp á ráð í hesum her tá i mum
gjørdu hetta her uppskotið takk fyri for
ja takk jensar ræðuna ger so væl eða vit skulu taka átagreinar fyrst so nevndi eg bara at tað mest útspillandi tað vóru ótagreinar og tað gloymdi kár petersen bjarni kára sum petersen at at at nevna tað var bara tí sambandi nevndi tað eg tosaði ikki um at tær vóru vandamiklar tí tær hava einki petti upp á seg men tær eru øgiliga oyðileggjandi fyri fjálmiðla heimum føroyum og ella í heila tikið haldi eg fyri fyri fólk at lesa men viðvíkjandi á hoyringssvarum so haldi eg at eg skal fara eg havi tíð eftir at eg skal koma upp og lesa burtur úr hoyringssvarum alt tað
boðtiva sum stendur í teimum
ja takk so er tað jóhannes joensen gert so væl takk fyri frá fólkum men hann hoyrdi landsmaðurin snakka eitt sindur um at her tað sannu tá uppbyggjandi er tað so landsmaðurin sum skal líka sum vurdera tað ella hvør skal vurdera hvat tað sannu tá uppbyggjandi er og so hóð hoyrdi eg eisini at landsmaðurin snakk hava nógv um privatisera alt ætlaði landsmaðurin at privatisera kringvarpið eisini sum fær møguleika til tað
hugsi bara hvussu svar upp á tað
jtakk jenisaranagersæløh eg minnist ikki at eg havi nevnt tað privatiserað hvørjum sambandi gjørdi eg tað ne nei eg havi bara eitt ynski viðvíkjandi kringvarpinum og tað er tað fólk kunnu sleppa frá at vera tvanskravd yvir skattin fyri at finansera tað sum tey kanska sletti ikki lurta eftir ella kanska sletki hyggja eftir ella sum tey heldur ikki ynskja eftir at hyggja eftir ella lurta eftir slett ikki eg haldi at tað skal vera púra púra frælsi eg havi onga aksju í í í nøkrum eg atlimegikkiat blanda meg upp í hettir her altso tað er ein fjølmiðlastuðulsnevð
sum situr og arbeiðir
ja takk heinsachariasen ger sovæl takk fyrr enn nú varð landsstýrismaðuri inni á hesum her í sambandi við uppskotið um at at tað er púra greitt at ttað er nakar verkætlanir mann ætlar sær at fara í holt við og tað er útfrótt tí um mann skal veita stuðulin og at verandi tað sum er í verandi skipan heldur heldur uppat tað sum eg kundi hugsað mær t spurt landsstýrismannin um tað er hvussu nógv metir mann at mann av pengum mann kemur at brúka til verkætlanirnar hvussu nógv metir mann mann kemmær brúka til at at meta um verkætlanirnar hjá tí nevndini sum skal hava tær fundirnar og so víðari fyri at kunna koma til hesar verkætlanirnar tað vil siga hvussu nógv roknar mann við at brúka tær sjálvar verkætlanirnar og hvussu nógv til at umsita fyri at kunna koma fram til hvat ið er
at skriva ella senda takk fyri
av ræðum at gera so væl tað er ómøguligt at geva boð uppá tað tað megni eg ikki men tað kundu okur kanska arbeitt eitt sindur við til so og havt tað klárt til viðgerðina í nevndini men tað eru tveir tvær útbjóðingarundir um árið og eg dugi ikki at síggja at tað skuldi verið so grønt arbeiði burtur úr tí tað var í tí fyrsta uppskotinum sum fór út til hoyringar varð tað lagt upp til fleiri útbjóðingarundir men tað er so tikið aftur og og eg broytli løt tværfyri men altso

johannesen ger sovæl ja takk fyri ja nú hava vit viðgjørt hetta her uppskot il eina løtu viðvíkjandi miðlastuðlunum og tær broytingar sum verða framdar og fyrst ogfremst so haldi eg tað eri øgiliga týdningarmikið at vit eisini ímiðl ogheiminum hava nógvr privatu miðlar sum kunnu virka sum eini mótvekn ti í mun til tað almenna at vit fáa eitt at sama fáa eitt meiit fjølbroytt miðlalandslag sumsetk enn meira ymisk viðurskiftir her í samfelagnum um eg skal taka tað sum mær dámar væl við hesun er uppskotnum her tað er tað at mann nú fer meir til framleiðslu mann hugsar meir um tað enn tað akkurát tað við lønarútreiðslunum og mann fer vekk frá til dømis tí ásetingini um tvey heir redaktionellstørv mann mann fær vekk frá tí tí eg haldi sum miðlástovurinr er samanhands skvør í dag so ger tað øgiliga torført hjá til dømis nýggjum ogungum spurdum at koma framat tí tí atmann skal sjálvandi hava faktiskt tað sum mann faktiskt byggja alt uppá tað er hvussu nógvar lønarútreistir mann hevur nokk so nógv av tí og avt sama onkur sum kanska eru nýggjur og og byrjar sína egnu fyritøku og ikki betalir so nógv út í løn kanska fyrstu tíðina hann at saman fær hann kanska ikki atgongd til miðlastuðul so á miðlastuvul sum nú eisini kanska gevur rúm fyri at nýggjur øðst kunnu sleppa framat í tað haldi eg r ein gott stig á leiini øhhyggja at at hoyringssvarinum og jer so haldi eg tað akkurát enn spegla hví tað er torført at finna akkurát tann rætta loysnin fyri hvussu miðlastuvin skal verða veittur út øh tí heta er øgiliga øgiliga fjølbroytt hoyringssvar frá einum øgiliga fjølbroyttum miðlalandslagi so at finna akkurát tann rætta loysnin tað verður øgiliga ringt og tí at mann hevur ja øgiliga fjølbroytt miðlalandslag men nú kom landstýrsmaðurin inni á tí til endas her akkurát tað hetta her við at søkja tað kanska eitt sum eg havi hug at venda tá hetta kemur í lei mentanðarnevndina hetta her at mann søkir tvær fer um árið ella tað er tværfer um árið tað verður deilt út so kann g líkasum spyrja til dømis um onkur í januar mánað skivar ein umsókn og bíðar til at fáa svar í unimánað um tað er okkurt sum kanska er nakað aktuelt og støða skal takast í juni og til um at fara hesa sleppur oku gongd við hesa verkætlanina umtað kann vera hendan verkætlanin ikki aktuellur meiri tá ha so mann kundi tikið vent í at spurt tað er tað tvær ferðir um árinð um mann skal deila heftir út ella er tað oftari meni men eg haldi at miðla landslagið sum heild burdi verið tikið upp til viðgerð eisini at taka kringvarpið sum eru jú tann stóri aktørunir í øllum hesum her og eisini fara tí stóru játtanina á fíggjarlógini tí at eg haldi at orðaskifti í dag tað snúð seg øgiliga nógv umtey sum eru í dag og hvat fyri um so tey hava og ikki so nógv um tey sum fara at koma tí at hyggja ut at hvussu tøknin allan sum menni seg sjálv maskin væl tey sum hava bløð attey vilja gjarna halda fast um tað tað er sjálvandi høvuðsinntøkan hjá teimum at bæði bæði tað selja bløð at selja lýsingar við bløðini meni hyggja vit so verður tað flutt út á alsamt meiri pallar altso tíðindaflutningur og at vit kunnu ikki alla tíðina hugsa í teir tretionellu banarnir tá i tosar um miðlar vit mugu eisini fara at kanska tá vit a um mann tekur alt miðlalandslagið upp at mann hugsar meira um hvussu altso miðlarnir fara at vera frameftir tí at tað er ein sannrønd tað attil dømis at tað yngra ættarliga er kanska ikki tey sumlesa bløð yvirhøvur og næstan heldur ik ikki hyggji att om viku eg kann bara taka sum dømi at um eg havi verið í ta o viku at eingin av mínum vinmál veit av tí tá tú hyggir sletikki eftra viku so so tað tað haldi eg lýsi nokk so væl hvussu tað komandi lesarin ella tann komandikundin hjá miðlunum hvussu hann hugsar um miðlar tí eg haldi eisini tá mann tekur milalandslagið upp man má hava hugsað um meiri nýggjar banar enn at kanska halda fast í hesum her sum hann hevur tosað øegiliga nógv um í dag mán tosar um hvat
hvussu støðan er í dag takk fyri ja takk her eru nakrar viðmerkingar
bjarni kárason petersen ger sovæltakk fyri frú forkvina byrja við at ugga beina johannesen við at undirrita g royna at hygja sjónvarpinum tá hann er tá hann er at síggja meni nei eg hugsaði ata her beini johannesen nevndi hetta her við at at nú fær pengarnir meira til til framleiðslu og tratitionelt sjálvandi tá mann hevur eina verkætlan so er tað nokk so typiskt at ein stórur partur av tí fer til lønir øh og eg bjóði tí eisini øgiliga vælkomið at at mann hevur eina ein verkætlanarstuðul sum ger tað at fólk sum vilja gera okkurt slag av poddkast ella hvat tað skal vera at tey fáa møguleikan til at fáa ta fíggja á ein alternativan hátt men undirritari heldur sjálvur at tað burdi verið nakað sum so plerar eina ein rakstrarstuðul sum er í dag ø heldur beinja johannesen at hetta er at tað er gott at er stætta hetta er satta rakstrarstuðulin við tí sum liggur á borðinum í dag ella burdi tað verið nakað so

ja takk beinir johannesen gersvælja sjálvandi tá ið mann fer til verkætlanin so eru tað sjálvandi lønir eisini íroknað har men tað at mann hevur útgangsstøði líkasum í verkætlanini ella framleiðslur tað haldi eg ísásónum gott men tá ið eg hugsi eisini um at taka alt miðlalands lagðið upp so haldi eg eisini at mann kundi hugt eftir altso sum fleiri verða inni á í dag mann hevur at já einum síni kringvarpi sum fær á eini gavar o hálvfjerðs milliónir og so hesi privatu sum sum so kappast um at fáa tvær milliónir ha at mann kundi tikið líkasum og spurt um tað býtuð skuldi broytt og upp á hvønn máta
haldi eg sjálvur takk fyri ja
takk beintaløgu jakobsen ger so væl takk fyri frí forkvinna eg fegnist um at beinijohannesen heldur øgiliga umráðandi at fáa nýggjar aktørar inn í felaginna tá ið gestaðurin skal koma í aðrar vinnur men tað sum eg hugsaði sum sagt eg haldi ikki at verandi skipan er hevur givið okkum betri sínastikk og hon byggir nógv á lønarútreiðslur sum beinijohannesen vísir á men eg hugsaði at spyrja beinijohannesen um hetta er uppskotið hjá eisini byggir á lønarútreiðslur tí ein verkætlan inni í tí eru eisini lønarútreiðslur og tað er ein stórur partur at sosialistar skulu eisini liva og at gera kanningararbeiðið tað tekur øgiliga langa tíð og talið seg at tær skulu hava løn tað tíðina tað er ikki tí at eitt innlit tað kostar einki men tað er alt tað arbeiðið sum liggur í at biðja um innlit og at fyrireika tað kostar frá hetta fer jú eisini til lønarútreiðslur
stur takk fyri frú forkvinna
ja takannsensæja altso ja tað fer tað sjálvandi tað fer aso alt arbeiðið sum miðlarar nokk gera tað fær nokk at kosta í starvsfólkalønum øðrum men tað sum mær dámar er tað mann tekra útgangsstøði í at mann fer at framleiða okkurt í staðin fyri umann hevur nakað ásetingar í lógini har so sigur hvørji miðlar kvalisera seg til hettaher og so skulu teir vísa at teir betala soleiso nógv út lønum so mær dámar betri at mann fær handan vegin og so eg veit ikki um tað gevur betri miðlar ella ikki eg veit ikki umtað at geva stuðul geva ella geva pengar út ella meir pengar út gevar betri miðlar tí at eg veit ikki um tað um løgtinsfólk fingu meira í løn høvdu framleitt betri politikari tað ivist e í so um tað er akkurát hetta her sum fer at gera betri miðlar taðveit eg ikki

ja takk hinsachariasen ger sovæl takk fyri frú forkvina bein jo hannesen varð inni á haldi eg fleiri áhugaverdum tingum tá eisini vísir á hendan her partrin í sambandi við at nýggjur skulu kunna koma inn og líkasum at at mann frá verandi skipan gevur ein stuðul út frá lønarútvartinum suvíðari tað haldi øll vita sum sum hava verið í vinnuni lær í vinnuni tá tað byrjar í vinnuni at haer nógvir tímar sum verða brúktir sum tú kanska ikki fært betaltar tí haldi eg eisini tað fyri at kunna fáa gongd á og fyri at kunna koma inn og byggja sínar fyritøku upp so at tann vinkulin haldi er rættiliga áhugaverdur og bara líkasum stuðla beini jo hannesen í tí vinklunum og tað haldi eg
rættiliga áhgavert takk fyri ja takk
takk beinir janussen gert tað væl ja takk fyri tað er sjálvan so sær at tá ið nógv altso nú hugsa ikki bara um miðlaðarheimin men eisini sjálvstøður vinnurekan fær í gongd við síttu yrki so er tað sjálvan tann fyrsta tíðin har mann kanska roynir at byggja eginpeningina upp í sindurfelagnum men talar ikki sær sjálvum út løn og vit síggja eisini lønvísi tá vit tosa um barnskipan annað at tað er fleiri sum kanska líðugir undir sjálvstøðu sum líðugir undir tí at tey hava ikki hava goldstaðarsóvn løn og at saman ikki fáa útgjald í barnsskipanina so eg haldi at akkurát at tey níggju hava ein møguleika eg sigi ikki tað at teir skulu hava miðlastuður ella tað er stórt sjálvandi upp til teir at søkja men nú hava teir hvørt ein møguleika

tein poulsen eina viðmerkingja frú forkvina heta er øgiliga áhugavert tað sum beini johannesen kemur inná við nýggjum spýrum og og at hyggja frameftir tí tað er nú soleiðis at at tøknin útvúgla seg alla tíðirnar tá ið damtmaskinurnar komu so var hann øgiliga uppreistur ímóti tí framleiðsluni tí at tá misti bumvutlsarbeiði nr sítt arbeiðspláss so kom prent plátan og tá var tað aftur eitt loppiarbeiði og og nakir sum ynskja at seinka tí útvúglingini tí at so mistu teir sítt arbeiði a at skriva við hond í dag hava vit so internetið og onnur tól og tað skapar so aftur nýggju møguleikar og her í síðsta enda so er tað eftirspurningurin eftir tænastunum og vørum sum sum avgegvur hvør yvirlivir men kanst tú leggja afturat at í bredlangdini nevndi blaðstjóran millum annað at at at sølan av bløðum faktiskt var vaksandi so so tað kann vera at at teir koma a yvirliva hóast heta her fer fram men men eg haldi tað er øgilia viktigt at undirstrika at at taðer eftirspurningur sumr avgjørd a og øgiliga áverdur vinkul sum beiniri kemur inná
ja
jtakk beinir johannesen gersæja altso tað at vit hava havt menning í samfelagnum tað er altso einki nýtt um sóvnið stendur skrivað so tað r tað er sjálvandi gott og onkur kemur ov líða undir tí at tað er menning í og eg eri sjálvur av tí fatan at fyrr ella seinni so verður tað kanska einaferð har vit fara at hava eitt har vit ikki fara at hava eina fysiskt fysskavís longur tað verður nokk einaferð a og tað er eg haldi eg sjálvurtað er ein veruleiki sum mann má fyrihalda seg til ha og tað er onkur miðil sum ger eina digitalavís nú ávís nú sum eg eri øgiliga áhugaverdu og eg trúgvi eisini tað er ein máti at mann framtíðinir fer at gera gera uppá sjálvandi taæð r fy koma eisini út í talgildum formin men tað e onkur sum roynr seg bara geldari ávís so
ja takk fyri ja takk næstur at røða
jenusarana landsstýrismaður gersvætakk fyri frú forkvinna bleiv gjørdi varið við svarið til tann eina spurningin fekk eitt kunning frá ráðnum sum sigur tað at umsitingin av miðlastuðlunum tað verður altið goldið av ráðnum so hesar tvær milliónar fara beinleiðis til til umsøkjararnir so atlaði líka lesa nøkur brot burtur úr hoyringssvarinum sjokur taka fróðskaparsetrið føroya tað er tað fyrsta hoyringssvarið
iformannsinsloyvi fróðskaparseti føroya viðmerkir at størsti veikleikin við verandi lóg er at tað er ógjørligt at meta um hvussu miðlastuðulin ávirkar framleiðsluna framleiðsluna og innihaldið hjá teimum miðlum sum fáahildið verður at nýggja skipanin fer at bøta munandi um hendan trupulleikan tá er talan um eitt neyvt endamál við stuðlunum sum umsøkjarin skal liva upp til samanborið verður við granskingarstuðulsskipanina har tann ið fær stuðulin stendur til svars fyri hvat ttaðdi játtaði peningurin verður brúktur til fróðskaparseturið tekur undir við hesi broyting og so hugsaði eg um føroya arbeiðsgevarafelag leggur dent á týdningin av fjølmiðlum sum partur av fólkaraðnum føroya arbeiðsgevarafelag heldur sum útgansstøði at stuðulsskipanir til vinnuligt virksemi ikki eru hepnar og at har ofta hava ótil ætlaðar avleiðingar og í hesum føri kann miðlastuðulin seta óheftini hjá miðlunum í vanda tavil siga hetta er ein kritikkur ein generellur kritikkur av at í heila tikið gevastuðul so er tað felagið føroya føroysk miðlafólk tey dáma væl at ynski er um at hækka dygdina í jounalistiska arbeiðinum men felagið heldur samstundis at leisturin lagdur verður upp til at brúka frameftir at hevur fleiri avbjóðingar við sær og tað er í lagi tað er í lagi tey taka undir við tí men at avbjóðingar eru tað er asu mær dámar gott avbjóðingar tað er avbjóðingar eru til fyri at loysa er ikki soleiðis so tað er ikki nakað skeivt ur og so kann eg taka endan við starvsmannafelagnum tekur undir við uppskotinum um at veita miðlastuðul til verkætlanir men tekur ikki undir við at taka stuðulin til rakstur av men tað er heldur ikki ætlanin tað er ikki ætlaninum at taka stuðulin av hesar tvær milliónirnar verða verandi tvær milliónar bara býttar út upp á ein annan máta takk fyri ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum orðaskifti er enda og málið verður beint í mentanarnevndina so fara vit víðari til punkt fimm á skránni fyrsta viðgerð av løgtingsmáli hundrað og sekstan tvey túsund og tjúgu uppskot til løgtingslóg í broyting í løgtingslóg um lestrarstuðul eftirlit við lestrarvirkini reglur um stuðul til skúlagjald til lestrarfyrireikandi altjóðan miðnámuttanlands norðurætlandsflokkur javnsettur við miðnám í føroyum og hægri hámark fyri skúlagjald til útbúgving uttan fyri norðurlond forkvinnan skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin johannes joensen og fyri sambandsflokkin edva jacobsen og fyrstur at røða verður beinir johannesen
ger sovæl takk fyri ja til viðgerðar er so nakrar broytingar í løgslóguna um lestrarstoðul og tað eru í sásónu fýra broytingar og visti mann fær gjøgnumganga tær so er tað tann fyrsta er tað at mann ásetir greiðari reglur fyri eftirlit virkni tað at tað at tey sum eru lesandi faktiskt er í skúla og og at mann eisini gevur stutna heimil til at krevja studning afturgoldnan í ávísum førum og sum heild so haldi heta er øgiliga gott tað at mann fer faktiskt at seta meira inn at at fólk halda disiplin í skúlum ø nú kann eg kanska tosa út frá egnuyumfaringum so nú eri ikki so øgiliga langt síðani at eg gekk miðnámsskúla og tað er tað kanska ikki altíð tað at mann frá skúlasíðu av líkasum heldur hetta her heldur hetta er kanska eftirlit ella um mann eg ger nakað við tað og at sama ikki kanska fær eittett sindur av disipilin næmingarnar so eg haldi at tað ereitt gott eg haldi ha eia góð broyting og hyggja vit eftir hoyringssrivnum so haldi eg at at mfs meg en far á studenta og eisini næmingar á kestikaskúla tey hava tosað um at mann kanska skal fara at kunna eitt sindur nærri um nær akkurát nær ið mann elstvirkin ella ikki sjávandi tað stendur í lógini mat tey kann vera at skúlanug dámar kanska ikki jálvt seta seg inn í akkurát tað og mfs leggur serliga dent á hett her við at krevja studning afturgoldnavn í ávísum førum um tað er so sær a mann eftirfylgjandi sær tað at onkur ikki h verið virkin so tað haldi eg er taðer kostig og so er tað ja tvær aðrar broytingar sum kanska minna um hvønn annan tað er tað at mann færheimi til atgjalda lestrarstudning til føroyskar næmingar sumganga gemineratialari miðnámsútbúgving og tað er so altjóða skúlum og tað er so sær at mann eisini í dag hevur eina norðurlendska mináms útbúgving summillum annað miðnámar kambsdali eri partur av og um eg skiltta um eg skilti rætt ella um eg veit rætt so er tað júst tá ið tann útbúgvingin sett á stovn at nú skal mann líkasum hava heimild til at gjaldi hesum her næmingunum sum fara tað er eisini nógvir føroyskir næmingar sum luttaka í tí at mann skal hava heimi til at geva teimum stuttling og at javnseta teir við aðrar føroyskar næmingar sum ganga í føroyum so er tað eisini tað at tað eru onnur sum ganga altjóða skúlum og uttanlands í miðnámsskúla at mann hevur goldið teimumstutning men tað eru altríð verið heimild fyri tí so faktiskt er tað herpeint at mann finnur heimildina til tað og tað halda vit eisini er gott og so tann síðsta broytingin er tað at mann broytir hámerki fyri skúlagjald í samband við hægri lestri uttanfyri norðurlond og her er tað serliga kanska tey í póllandi a fyri tað mesta læknalesandi har ið skúlagjaldið er hækkað og tað sama eisini tað er nógv lesandi í bretlandi og har hevur mann hoyrt um at skúlagjaldið er hækkað nakað nógv í mun til brekxit so tað haldi eg sjálvur eritað er fínast slag at eg mann ger tað tað veksur frá fýrs túsundi upp til hundrað tað er fínasta slag og hetta her uppskotið hevur so tað hevur so ta vlondar er eina útreiðslu upp á átta hundrað túsund krónur í landskassan men ja eg haldi at vit í fólkaflokkinum taka undirvið hesum her og hygg mannso er kanska áhugavert at fingið vitað kanska frá landstýrsmannim nú ella í nevndini at hevur mann kanska aðrar broytingar og hyggji um at einum spurninguri sum hevur verið reistir her beint í tinginum tað eru millum annað tað at ta veri vistrarhaldsstutninginum sum kanska bleiv ansær avbjóðing nú tá eysturyartunnlilin opnaði at at tað eru summi sum kanska hava gingið skúla í klaksvík ella í havn sum eru búsitið á teimum taum støðunum sum hava so koyrt aftur fram ella hava búð á staðnum tí at tað heur verið langt vekk og nú tá eystjurartunilin kemur so sjálvandi verið styttri mentað er so sær at tey sum fáa visraldsstudning eru undir átjarnar og skuldu so fara við bussleiðini og og hevði tað koyrt fár higartil verið so sær at tað tekur líka langa tíð at koma aftur fram so í sær sjálvu hevur túy ikki gjørt so ræðiliga nógvan mun at eðskurøllunum komin men tað sum kanska hevvði hug atkanska k sum ein loysn altso tað er tað at vit tað í dag til tey undrar átjan vita vistrarstudning við tað bókastudning at hví eg ikki mann kanska hugdi eftir at gera tað møguligt at tey undrar átjan ár fingu lestrarstulnl sum øll onnur tí at tey gera jú prinsippinum tað sama a men sjálvandi so má mann finna eini máteir fíggja tað uppá tað er sjálvandi ikki ókeypis so so tað haldi eg absolutt nakað mann burdi hugt uppá men annars hesar broytingarnir at hevur betri eftirlit við lestrarvirkini og at mann fær hesi her hesi her sum ganga altjóða og norðurlendskum skúlum uppí og eisini tað at mannbroytir skúlagjaldið í sambandi við hægri lestru uttan fyri norðurlond tað eru altíð góðar broytingar og hetta fer so ímentananendinag skal
kla fáa ein góða viðgerð harpeint takk fyri ja takk næstur at røða
er jóhannes joensen ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja bara viðmerking til undanfarna røðara tá mann sakkar um vistarastulding so er handan skipanin undarligur sjálvandi eg sku úg nen neikt gott dømi har vesturfrá tað er at næmingar ganga í sørvárgsskúla sama flokki men teir sum búgva bø fáa visturhaldsstutning tans búgva í sørvey fáa onga tí hstiva hálvtrýss kilometrar frá skúlanum bøso tað er ein kilometrar ímillum næmingarnar og har ter búgva og teir eini næmingarnir fáa vistarasstutting og hinir fáa ikki soleiðs sigu skipanin so so kommant siga um tað er ættvíst likki men markiðska er onkustaðni hetta er ett lógaruppskot sum sum handlar um at ein løgtnslóg um broyting løgtinslóg um lestrarstuðul eftirlit við lestrarreglur um stuðul til skúlaoyggja til lestrarfyrireikandi altjóða kommiversialar miðnámuttanlands norðuratlantsflokkar javnsettu við miðnám í føroyum og hægri hámark fyri skúlagjald til útbúgving uttan fyri norðurlond og lat meg siga beinanvegin at vit í javnaðarflokkini taka undirvið hesum uppskotunum hetta er ein rætting kann man siga ella ein ein justering av galdandi reglum og tað eru stutni sum staðiligahevur mælt til at broyta lógina tí tað er nøkur ting sum eru broytt øí seinastu árini og millum annað so veit mann tað ati at tað verður deilt upp í fýra tað r tað sum broytingarnir draga seg um tað er greiðar reglur um eftirlit við lestrarvirkni og har vil mann hava størri møguleika t hyggja eftir um fólk lúka treytina fyri lestrarstuðli at tay ikki gevast í og statvek fáa lærstrarstuðul ella ikki passað skúla ella próvtøkur og annað og tað man gjarna tryggja sær at at reglurnar verðurhildnar og tað er skilagott so er tað skúlan hjóva studningurin til føroyskar næmingar sum taka altjóða komminatiala miðnáuttanlands og har er tað øgiliga fáir eg vet ku uta her ein næmingur sum plagar at verður um árið árliga eg haldi eina útbúgving yvir í norra hvussu er sum sum sum verður verður nomin har yviri og so taðt triðja at tað er stuðul til føroyskar næmingar sum taka kommnatiala i sum liður í norðurlendskum samstarvi tað havai it hoyrt tað er samstarvið við miðnámsskúlan í kambsdali at mann hevur eina norðurlendska linju og sjálvandi skuldu tær hava somu treytir sum sum sum onnur í føroyum so sjálvandi skuldu tey koma í somu skipan tað haldi er skilagott og so er tað broyting av hámarki fyri skúlagjaldið samband við hægri lestur uttan fyri norðurlond og har veit mann tað at at tað korstar meira nú í skúlagjaldi fyri okkara lesandi og tí er tað skilagott at hækka stuðulin eg sá onkustaðni at mann ynskti at hann hækkaði meira g upp tað sum hann var í tvey túun og níggju g haldava hunrað og tjúgu túsund var tað var hann tá men nú fer hann so frá fýrs upp til hundrað túsund og eg haldi eisini tað er skilagott tí tey sum útbúgva seg skulu hava tær bestu sømdirnar vit kunnu geva teimum so alt í alt eg haldi ikki man pjússar leingi eft her meira enn neyðugt hetta er skilagott uppskot sum vit taka undir við javnaðarflokkinum og eg rokni við at í mentanarnevndini fáa vit meira útgreinað hvussu ið hvussu tað verður landsmaðuinverið við har og stuttnig vur segli eisini hetta er eitt gott uppsk
gott sum vit tað kundu við takk fyri ja takk næsta røða
hetta er sum sagt htta eru nakrar broytingar sum mentamálaráðið kemur við sum eru týdningarmiklar í forhold til at rætta inn í samband við lestina og tað er longu raðfest ella havi sagt í tveimum umførum her hvat tað draga seg um tað er tey sum eru internatinallesnaði og so tey sum eru tann klassin sum er á kambsdali sum er deilist millum londini at hann líka stillaður við við onnur tá ð tað kemur til lestrarstuvul og so er tað eisini tað sum er at mann hevur mann hevr møguleika fyri ati at líkasum fylgja við uppá og tað haldi ikki ger nakað at mann seinasti taðstendur ein broyting er at útbúgvingarstovnurin hevur eftirlit við tann lesandi er lestrarvirkin seinast legi seks mánaðir eftir at lestrarin er farin at tann lesandi er farin undir útbúgving og síðani hvørt hálvár skal útbúgvingarstovnurin boða studdna frá um lesandi er lestrarvirkin ella ikki og mann kann krevja aftur um lesandi hevur givið skeivar upplýsingar ella ikki lúka treytirnar til stuðul tað vil siga ikki er lestrarvirkin eg dugi ikki tvita akkurát hvat fjølbroytt tað er ella ikki tað tað tað er ikki ordiliga vitandi um roynt at settameg eit sindur inn í men so so ver tað ó týdningarmikið at tað sum verður kanska greitt definera tað var ein viðmerking kanska í einum einum hoyringssvari at hvat er tað so at vera lestrarvirkin at mann definerar tað bara soleiðis at eingin misskiljing er tí viðhvørt so er tað kanska meir meir o meir av tí at mann mann brúkar meir netið og og lesur yvið neti og sovorði men men bara dedefinera tí at at mann kanska gongur fleiri ár og egentiliga ikki gongur allíkavæl tað er jú heldur iki í ordan altso eg haldi sjálv at tað sum vit bjóða so miki nógvar útbúgvingar út í føroyum í hví hví skal ikki vera eitt eftirlit eftir tí at tú tú gongur á setrinum og og alt hetta her er resursur sum eru skaptir fyri at tú skalt kunna fáa eina góða útbúgving kanska onkur annar møgulvíst bíðar at sleppa framat sjálvt um tay víðka nokk so nógv so tað er kanska tay allarflest sum sleppa framat men at mann so kanska er ikki lestra virkring og tað vera ikki ikki fylgt við tað ger einki haldi um tað verðar fylgt við í tí og so er tað tað tað eina sum er her tað er tað at mann hækka gjald fyri útbúgving uttan fyri norðralond frá fýrs til hundrað túsund har bleiv tað ella stóð tað sum partur av uppskotinum at atat hún hyggur eftir polland som lá tað upp á millum hálvfems g hundrað so rættar mann inn hjá teimum sum lesa í pollandi og og aðrastaðni men sjálvandi eg mann so kanska eisini komin inn í eina eina eitt sindur av eini aðrari avbjóðing í sambandi við at at mann er farin á brekset er í englandi og har haldi eg sjálvandi at tað eisini kanska vera eitt ovarðramars hvussulangt upp mann fer har hoyrdi mann mann hoyrdi hesin landstýrismaðurin hevði líkasum sett seg í samband landið og vita hvat teirra tankar vóru við hesum her um tey vilja spæla av v tey lesandi ella tí tað ljóðaði at kanska ben vey trý hundrað túsund men tá fert tú fert tú heilt sikkurt so langt upp at tey vilja velja sær eitt nýtt lestrarstað og og tað stendur her at skoti upp at tað kemur í gildi fyrsta august tó kemur paragraf seks stykki b í gildi dagin eftir at hon í kunngjørdur tað var tað við at vismanní samband við norðurlond og og lesa uttan fyri internationalt at tað kom í gildi aftaná at tað varð kunngjørt nú bleiv tað nevnt í í hesum her vistarhaldsstutninginum tað var tað spurningurin sum eg munnliga fyrispurningin eg hevði til landsstýrismannin tað var nøkur sjávandi ítøkilig mál sum vóru sum koma av tí atat eystureartunrn varkomin og sjálvandi tá infrastrukturin broytist so verða tað eisini nakrar broytingar og nú bleiv tað so sagt í vágunum varð tað hálvtrýss o og om níggjuogfjøruti ella einoghálvtrýss og hálvtrýss sum bleiv orliga tagt upp á hvønn annan og to tað stóð nevmnin tá eg granskaði tær eitt sindur tá at at tann tað var e meir en nin kunngerð enn nakað annað tað stóð ikki hálvtrýss í einum uppskoti nakrastaðni ikki inni í lógini men tað var ein kunngerð og eg havi fleiri ferða hugsað um tað síðani at tað er sjeyogfjøruti kilometur her frá til eitt nú norðuroyka men tað sum kann vera vera í akkurát hesum her málinum í samband viðvesturlanstutning tað er tað t at tað eru ung sum eru undir átjan og og tað hava ofta er tað ikki so nógvir skúlar sum sum bjóða kreativ fakfram og tað kann vera tað at at tað hevur alstóran týdning fyri ein sum kanska er niðan fyri átjan at koma inn á eina eina av sum her virknistovunum á glasið kanska innan fyri okkurt kreativt fak sum ikki kanska megnar so øgiliga ógvusliga tað bókliga og tí tí kann tað vera fótonglar sum verða lagdir fyri við ta man er undir átjan so o eg veit gott at broytingar eru altíð soleiðis tá tað kemur broyting infrastrotturin eg hugsi bara ta pluss minus ein kilometur og tað kanska er eitt kanska tíggju fólk p á hondina so kanska mann kann fara yvirverja um tað var meira skynsamt afturat fimmogfjøruti kilometur staðin fyrio hálvtrýss men sjávandi okkurt skal tað eita tað er bara tað tá ið sdrekningurin frá har so skúlarni liggja so kann tað gott hava ein eintýdning og kanska ein stóran týdning fyri onkran næming sum sum ikki kanska megnar tann tann vanliga miðnámsskúlan har sum hesi her hesi her økini ikki bjóðaði fram tí vit hugsa ofta um at at lofta tí tað sum vit eru upp ímóti tað er tað summi ikki inn í tað og tað er kanska for langt tá tað kostar for nógv og so velja tey møguvíst at fara aðrastaðni í skúla ha sum sum kanska hevur onnur tilboð men tá ið mann nú eftir hyggur alta hær koma at hugsa um eitta er bara tá mann sú koma átjan ár so er altíð har loysn so fær mann studning og kann betala fyri fyri skúlagjald tað er næmingagjald og tað er ein avbjóðing fyri summi at skula fara frá hús sum kanska hólgu seks um morgunin og og tey tingini og hava eisini kanska eisini brúk fyri at hava nakrar tímar arbeiðs ella ger okkurt var virkin aftan á skúla tí har som tey eru av tí at tað fer so nógv tíð hjá teimum til at reisa aftur og fram so so megnar mann ikki tað og tað kann blíva ein fíggjarlig avbjóðing so at men kanska er avbjóðingin ikki stór men hon kann vera har ovisti mann hevur kanska fimm hundrað ein kilometur ímillum annarf har annar far ikki so fær mann ivast í um um skipanin eitt sindur stirvin sum partur av av mentanarnevndini skal geva hesum her uppskotinum taki sjávandi undir hesum uppskotinum og skal geva tíg eina góða viðgerð og her er sera nógv hoyringskrav í hoyringsskriv so tað verður kanska begroymsað fyri innkallingum tí tað er so nógv góð hoyringsskriva í tað er positiv og alt hetta her men tað fara vit so hyggja eftir eftirfylgjandi
takk fyri frú forkvina ja takk
har var ein viðmerking jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja nú komi edvar jacobsen inn á vistarhaldið ta skipanina sum er vistarhaldinum hetta er heta vri ein skipan sum hann liva við sørvagi í í øll hesi árini um mann bara tykjast til eftirtektar soleiðis er tað sjálvt um eg haldi tað kann virka øgiliga órættvíst og undaligt kanska skuldi tað verið stigvíst nú manst tú sata eisini nú ver hand avbjóðing eisini í klaksvík aðrastaðni at mann hevur ein stigvísan vøkstur við vistrarhaldinum longur tú fært skað er tað kanska eitt sindur rættvísari og tá mann snakkar um skipanir so sjálvandi mugu teir tillagast so teir raka flest so kanskatað hevði verið
in h a landsmann fór í holt við takk fyri i
jaavsætakk fyri frú forkvinna ja tað ítøkiliga málið sum eg hevði ella ta munnliga fyrispurnig sm eg hevði og tað granskingararbeiðið sum eg gjørdi rundanum so fært tú eina rokning frá degi til dags upp á trý túsund krónur fyri at búgva og og tað er bara so at v vit vilja gjarna at øll skuldu kunna vera við allar familjur skuld kunna vera við og tað mánt so ikki fara í studningin og og tað vísti seg at tveit tá mann kemur at vera sjálvandi er tað altíð umsitingarligt kanska bsverligt men kanska deilt trý ella soleiðis so at tú kanska fekst tveir triðingar visti tú búði eitt sindur tættari uppá staðin fyri einki at fáa tað tað tað kann vera týdningarmikið t nøkur tey koma at liggja á hasum her aldrinum og og tað tað at tey kunnu fara víðari á ein eina virkliga eina kreativa deild tað ger kanska tað at at tað er teirra lovfjøl at koma víðari og og megna kanska at fáa eina

bastarøða er beint jacobsen ger so væl ja takk fyri fyri forkvinna heta er itt uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslógini um lestrarstuðul ein partur av suppskotinum tað er at tað eru lestrarstaðið sum skal hava eftirlit við at lesandi framvegis eru lestrarvirkin tað val seð at tey eru til stagar at tey lata uppgávur inn og og gera tað sum tey nú einaferð skulu nú tað haldi eg sum so ikki er órímiligt tí tað er sjóndi tíð at fólk fáa studning tað er tí at tey eru lesandi ið trúgvi eg eisini at um tað verða sett størri krøv til ett her við at vera lestrarvirkin tað kann eisini gera tað at onkurvegna kann gumpa fólk soleiðis at tey onkurvegna fara at gera útbúgvingina hjá sær lidna ella um um orkan ikki er ella hurðin akkurát nú til eina uppgávu men so allíkavæl geri tað tí annars er revsingin tann at tú kanska missir studningin so tað haldi eg ikki er órímiligt at at seta tær kravið at tað eru lestrarstaðir sum skal vátta ella tryggja at tann lesandi er framvegis er virkin og harvið hevur rætt til studning ein annar partur av hesum tað er tann parturin um studning til miðnáms ella grinatialar miðnámsútbúgvingar í norðurlendskum sambandi stendur her sum partvíst er staðsett í føroyum og har kundi eg kanska hugsað mær at spurt landsstýrismannevni hvør útbúgving er hetta tit akkurát tað økið kenni eg kanska ikki so øðiliga nógv til so tað kundi hugsað mær at hoyrt landsstýrismannin grett eitt sindur nærri frá hesar her norðurlendsku geminasialu útbúgvingii sum er har sum ein partur staðsett í føroyum tað kundi hugsað mær hortur eftir landsstýrismannini koma eitt sindur her nærri inna
takk fyri frú forkvøldan ja takk so er tað landsstýrismaðurin jensarana
ger sovæl takk fyri eg hugsaði bara um ag gjera nakrar smáar viðmerkingar til ein til brekxit tað bleiv tosað um breksisk preksit eri jú ein partur av hasun her men tá ið tað gjaldið fer upp so fer tað óivað langt upp um hundrað túsund eftir øllum at døma so vítst okur vita meni tað fer so tíðin at at vísa trupulleikin tað er so trupult at fáa samband við bretskar myndugleikar í løtuni so eg hevði vónað og vónið statvekk at at tað fer at bera til hetta verður aktuelt frá næsta skúlaári av at tað fer t ber til at fáa samband við við bretskar myndugleikar og fáa vita um tað ikki ber til at at fáa eina ein skipan lað sum gera at at føroyar kunnu sleppa føroyingar kunnu sleppa bíligari soleiðis sum tær sloppu tá ið tá ið bretland var partur av je me tað vil tíðin so vísa hitt verður lestrarstuðuli til tey útir á altso at vanligum lestrarstuðul at flyta markið frá átjan áru niður eftir tað fer ati nei tað hava okur ikki ikki tað er ikki nakað sum verður tosað um politisku skipanin eg havi so ikki hoyrt tað stendur í samgonguskjalinum og okur hava ikki tosað um tað í í samgonguni so tað er neyvan aktuelt í løtuni ein oðnur broyting sum ætlanin er at gera tað r at men og tað verður arbeitt við tí tað er at fara og taka at at lestrarstuðulin framyvir fer at gjalda til barlisskipanina so sleppur mann undan einum keðiligum sum er hevnt í seinastuni ja tað eri væl altíð hent hetta kom í gildi at kvinnur sum eiga stutt aftan á at tær eru lidnar at lesa at ær stand á verðum vist tær hava av lestrarstuðulum goldið inn til barsilsskipanina so skuldi tann trupulleikin verið loystur og tað fevði gleypt meg nógv og so sigur onkur jamen fær fær lestrarstuðulin so at minka sisvarandi men tað haldi ikki ætlanin her tað tað fara okur finna ein út ve fyr og viðvíkjandi málinum sjálvum beint á løgum spurdi umhesa hendan hernorðurlendska skúlan sum miðnámsskúlan sum ferðast millum norðurlond tað er eitt eitt fantastiskt initativ eg haldi at tú munda vera einn sjey átta føroyingar sum eru í tí klassanum hann ferðast millum føroyar danmark og grønland er ísland við eisini eg er ikki so frævog eg veit meni ha ja eg haldi tað men og hvussu so er at seta tey javnt við við teir næmingar sum eru á tilsvarandi skúlum í føroyum og tað eru samstarvi sum onkur segði við
við kambsdali ja tak
taakk har var ein viðmerking jóhannes joensen ger so væl takk fyri frá forkvunna ja tað er gott hoyrar at jenus rana ætlar at broyta tær við við at mann kann gjalda inn í bartskipanina tá man er undir útbúgving ela fyrella bara spyrja hann um tað er galdandi fyri eisini fyri tey sum útbúgvasær niðri sum koma heim og skulu í barsi beinanvegin um tey kunnu gjalda inn at halvt ár framundan til hvat eg skal vera eg veit at ein skipanin er niðri har mann kann gjalda niðri inn í eina skipan kunnu tey eisini so so tá tað tey koma heim at vistkvinnan skal í bartsurel at hon kann fara

vil jensara hamla at gera so væl har verður svart skyldigur men takk fyri at at løgsmaðurin tekur tað upp hatta málið tí eg skal notera tað og og fáa tað við í í arbeiði eg veit ikki hvat úrslit verður men men tað verður arbeitt við tí og tað er møguligt at tað sum parturin longu er við í arbeiðinum men tað skal og hvussu er
takast við eisini takk fyri ja takk so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið til hetta málið orðaskifti er enda og málið verður beint í mentanarnevndina vit fara so undir síðsta mál á skránni í dag fyrsta viðgerð av løgtingsmáli hundrað og trýogtjúgu tvey túsund og tjúgu uppskot til samtyktar um at ólavsøkuaftan verður almennur frídagur og eg skal biðja um framsøgufólk har eru beinir johannesen fyri fólkaflokkin djóni nolsøe joensen fyri javnaðarflokkin edva jacobsen fyri sambandsflokkin og beinta løga jacobsen fyri tjóðveldi og fyrstur at røða
err beinur johannesen ger sovælja takk fyri hetta uppskotið frá stenberg um tað er uppskot til samtyktar um at ólavsøkuaftan verður almennur frídagur og sjálandi í dag so er tað so sær at ja tað er kanska ymiskt hvussu tað er atat at avólavsøkuaftan verður í dag tað er millum annað tað atonkrustaðni so er tað heilur arbeiðsdagur og so aðrastaðni erður tað kanska ella í ymisum fakfeløgum so er tað hálvur frídagur og onkurim er tað so sær at tað eri tað ertað er bara ein almenn tað er bara míin frídagur og og uppskotsetarin nevnir her í viðmerkingunum at tað er kanska hjá summum so er tað so sær attað ertey kanska annaðhvørt hava hálvan ella heilan arbeiðsdag og er tað kanska eisini tey hava kanska avmarkaða møguleikar at at ferðast og at brúka samferðslu og annað so at tað kanska í stóran mun rakar fólk í útjarðunum til dømis í suðuro fyri at koma á ólavsøku til dømis til kappróður og annað sum eisini vitur tosa um her beint øhmen sjálvur so haldi eg tað at tá tað snýr seg umsjávandi arbeiðsmarknaðin so haldi eg sjálvur at at vit sum politikarar skulu halda halda okkumvekk frá at lóggeva inn tað haldi egi nakað sumpartarn av arbeiðsmarknaðinum mugu finna saman vi semju og hyggja vit í viðmerkingarnar herbeint so stendur skriva tað at tá ið tað snýr seg um arbeiðsmarknaðir er tað sjálvsagt at slíkar loysnir skulu fremjast millum partarnar á arbeiðsmarknaðinum so uppskotnum sivamest tað at tað er í samráð við partanan av arbeiðsmarknaðurnum at mann skal finna eina tílíka semju men men hetta uppskotið fer so í mentanarnevndina og har at eg er áhug vert at síggja hvat ið partarn av arbeiðsmarknaðinum siga til hetta ar upskotið her og hvussu tey kanska takklata og hyggja vit eftir í dag so er tað kanska øgiliga ymiskt hvussu ólavsøkuaftani er frá bæði feravstað til stað og eisini ímillum ymisar fakbólkar og til dømis føroyar handverkarfelag hevur í sínum nýggja sáttmálata at ólavsøkuaftan er frídagur so tað er so nakað sum teirra samráðs seg til so eg haldi fyrst fremst vit skulu hoyra partarn av arbeiðsmarknaðinum og og nakrarumt relevant at hyr
beispartar í mentanarnevdini takk fyri ja takk næstur at røða er dgjóni nolsø joensen
takk fyri frú forkvina ja heruntir endanum hava eitt uppskot frá frá tjóðveldi um ella frá sirustemberg løgtingskvinnu um at gera ólavsøkuaftan soleiðisnar at hann kann vera ein almennur frídagur og tað er sum beinji johannesen nevndi so er tað ymiskt frá ymiskum starvsum hvussu hvussu hesir frítíðar liggja og og og eisini munur á privata marknaðinum og tí almenna arbeiðsmarknaðinum øvit taka elei vit kunnu gott fylgja tíí viðmerkingunum um at at tað e eitt sindur keðiligt at fólk sum serliga koma av bygd ikki hava somu møguleikar at fyri at koma á ólavsøkuna sum jú er savnandi fyri fyri fyri landið og og og tí tí er tankin ella tann andin í hesum her uppskotinum r góður til at tey eisini verða javnsett við við onnur í í landinum soleiðisnar at vit øll kunnu fara hesar báðar dagarnar sum eru so hábersligir kunnu fara at koma til og savnast her her í høvuðsstaðnum g tað haldi eg vit vit skulu síggja positivt á eisini í í viðgerðini í í í í mentanarnevndini og at sjálvsagt sum tað eisini stendur í viðmerkingunum so er tað jú arbeiðsmarknaðurin sum sum verður ein partur av hesum her og tí er umráðandi at slíkt uppskot er tilevna í samráð við viðkomandi arbeiðsgevarar og fakfeløg sum tað stendur so tað fari eg at fara vit at taka og og fáa teir partarnar inn í til hoyringar og vita hvati hvat kann gerast í í mun til hettar og og fáa eina positiva umrøðu í í í mentana

jacobsengersovælakk fyri frú forkvinna ja tað sum tað verður sagt í uppskotinum so er tað t ólavsøkaftan verða alment frídagur tað er tað sum liggur í hesum her málinum og manska heita á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið lógarupskot og tryggja at ólaaftan verður frídagur tað er ymiskt sum frítíðar hjá ymiskum starvsfólk liggja fyri nógv er tað galdandi á áttaogtjúgundi juli er hálvur frídagur í í ávísum førum er tað arbeiðsdagur í ávísum førum er tað komu við í sáttmála eitt nú sum tað bleiv sagt fyrr og sum vit hoyrdi fyrr í dag hjá handverkarfelagnum r tað komið inn í teirra sáttmála tað vísir seg at kanska eltað eisini ofta tað stendur atir nokks nógv útaðarum tí man hevur kanska avmarkað ferðslu slíkar dagar sum verður harðavstrakt og tað er kanska avbjóðandi at koma avstað tá tá ið tá ið frídagurin er er hálvur og og og tað stendur eisini uppskatnum at eg nógv ólavsøkuaftan av ymiskum slag so mann so kanska ikki kann koma til men eg haldi at visti mann tekur samanum so ella soleiðis so so er eitt slíkt mál tað stendur eisini í uppskotum at slíkt mál má loysa saman við arbeiðsmarknaðinum tað er eitt eitt mál av slíkum slag má loysa saman við arbeiðs arbeiðsgevaran og fakfelagnum og tað eru longu nógv sum hava frí bæði átta hunda og níggjuhúgundrað longu í dag men tó ikki øll tað stendur einki um her um tað er nakað kostnaður í hesum her men tá ið mann tekur og setur við lóg almenna frídagar so er tað heilsa ur ein prísur sum fellur onkrustaðni og og tað má má eisin hygga upp á í nevndini a hvat inni ber tað og virki tey vilja ofta hastum eintingum leggja áttajúgnda juli niður tí at tað kann ikki ordliga betala seg at starta eina produktión upp á ein hálvan dag eg ikki so rælia nógv meira at siga um hetta málið má ma hoyra partarnr av arbeiðsmarknaðin hvat teir meta um hetta her tí eg haldi heta r eit mál sum má loysast innan fyri arbeiðsmarknaðar í ski og nógv hava valt ígjøgnum í sínum sáttmála hava bæði áttahundrað og níggju hjugndra við sum sum frídagar og onnur hava ikki og hví hava tað ikki tað og hvussu riggar tað í tí í tí primi er av vinnulívinum at at leggja bara fleiri og fleiri almennar frítaðar á eg haldi eg eg føli tað sjálv sum arbeiðsmarknaðurin kann finna út av hesum her og loysa tað saman vei sum sum mítt máli millum arbeiðsgevarar og arbeiðstakara og og fakfeløg so so vit hyggja upp á heftir nevndini og og her stendur heldur einki um nakað við við kostnaði ella avleiðingar av tí i forholt til í dag so tað tað muvit so eisini hyggj uppá áí mentanarnevndina og tað skal fáa eina tað skal fáa eina virðiliga viðgerð í í nevndini sum er sum eg so eri ein partur
turav takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað beint á løgusum
rðigja takk fyri harra formaður hetta er eitt uppskot til samtyktar um at ólavsøkuaftan verður almennir frídagur og tað er siri stenberg løgtingskvinna fyri tjóðveldið sum hevur lagt uppskotið fram løgtingið hoytir á landsstýrið um at leggja fyrr løgtingið lógaruppskot sum tryggjar at ólavsøkuaftan verður frídagur tað er øgiliga ymiskt hvussu frítíðar í ymisku starvsbólkunum liggja men tað er galdandi fyri nógv at ólavsøkuaftan áttaogtjúguna í juli at hann bert er hálvur frídagur og í ávísum førum so er ólavsøkuaftanarbeiðsdagur ólavsøkan hon verður hildin í havn og samferðslan fyri tey sum búgva kring landið er rættiligani avmarkað hesar her merkisdagarnar og tað ger so eisini at har nógv arbeiðsfólk sum ikki hava møguleika at fara á ólavsøku tí at tey arbeiða og so er tað tað samnferslumøguleikarnar eru avmarkaðir og tú kanst vera trupult at sleppa fram veruleikini er kanska eisini tann at hetta rakar mest tey sum búgva uttan fyri havnina ella í útjarðinum og tað hevur annars verið gamalt at á ólavsøku jamen so fóru øll til havnar men tað lesur bara ikki gera í dag hjá øllum ólavsøkuaftan tað er stórur kappróðrar og ítróttardagur umframt at eisini nógv mentanartiltøk og annað er og tí havi verið gott at øll fingu lut í hesum og tá ð tað snýr seg um arbeiðsmarknað so er tað sjálvtsagt at slíkar loysnir skulu fremjast millum partarnar á arbeiðsmarknaðinum og tí er umráðandi at eitt slíkt uppskot verður tilevna í samráð við viðkomandi arbeiðsgevarar og fakfeløg takk fyri harra formaður
ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er endað og hetta málið verður beint í mentannarnevndina til víðarviðkirð so er bara framløga eftir á skránni skal boða frá at eg skal broða boða frá einum skrivligum fyrispurningi hann eitur nummar níggju fyri tvey túsund og tjúgu og hann er til løgmann frá ingilín d strøm og hann er viðvíkjandi samtykkisgrundaðari neyðtøku lóggávu hann verður so settur á skrá næsta fund til at atkvøða um tað er ikki fleiri mál til hendan fundin næsti tingfundur verður í morgin seytjanda mars og hann byrjar klokkan tíggju tá er skráin hendan fyrsta atkvøðugreiðsla um skrivligar fyripurn strika níggju tað er løgmann frá ingilin strøm viðvíkjandi samtyktis grundaðari neyðtøkulóggávu síðani verður fyrsta viðgerð av løgtismáli numar hundrað og fimm uppskot til løgtislóg um broyting í løgslóg um parta av smápartafeløg tað er vinnu felags lógin annorðning um ikrafttretivu forferðina av lóg um vð zrvrstrivindi virksemhetir til vinnu fyritøkulógin og annorning um íkrafttretivu fór við sær rvrvstrivindir virksemhetir til vinnu fyritøkulógin og anorning um íkrafttretivu forferðina av lóg um vrstrivindi fond fylgibroytingar til broytingar í grannskoðararlóggávuni og um at seta í gildi e s p i e fyriskipan so langt varð hatta heitið á løgtingsmálinummar hundrað og fimm og so er fyrsta viðgerð á løgsmálum hundrað og seks t er løgtingslóg um broyting í løgtslóg um góðkendar grannskoðarar og grannskoðanar virkir tað er grannskoðararlógin um at seta gildi broytingar í áttanda vinnufelags direktivunum og annað løgdsmál nummar hundrað og sjey tað er uppskot til løgtinslóg um serliga treytir fyri lagdari grannskoðan av fyritøkum av almennmennum áhuga tað er tað sum eitur p i e fyriskipanin hesi her málini sum eg havi nevnt hundrað og fimm hundrað og seks hundrað og sjey tey verða viðgjørd undir einum og beind í vinnunevndinaog so er fyrsta viðgerð av løgssmáli mum hundrað og átjan tað er uppskot til samtyktar um at taka burtur oyramerkingina av barsilsstøðunum og at lyfta hámarkið fyri útgjald í barcelsskipanini so er tað fyrsta viðger av løgsmálnuma hundraðog níggjuogtjúgu uppskot til samtyktar um at seta verk sorgarfarloyvi til foreldur sum missa barn áðrenn tað er myndigt fyrsta viðgerð av løgsmál nummar hundrað og tveyogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um at banna mismuni og tryggja javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum og fyrsta viðgerð av løgsmál nummar hundrað og tveyogtretivu tað er uppskot til samtyktar um veðurlagslóg og framløgu er eisini á skránni tað vóru skráin til morgin so eru ikki fleiri mál sum er sagt til hendan fundin og tingfundur verður so aftur í morgin klokkan tíggju so er undurlokin